tingfundurin er settur ja og vit fara til dagsskránna í dag fjórða novembur aer øgiliga eyðkóð enn og fyrsta mál á skránni er fyrsta viðgerð av løgtinsmál nummar nítjan tað er uppskot til løgtnslóg um broyting í løgislóg um loyvisgjald á alivinnuni skalt biðja um framsøgumenn fyri fólkaflokkinu er tað beini johannesen fyri sambandsflokkin hondal fyri javnaðarflokkin bjarni hammer fyri tjóðveldi høgni hoydal miðbilljustinussen og fyri framsókn bjarni kárason petersen fyrst fær beini johannesen orðgersovæl
takk fyri harra formaður ja vit viðgera so broytingar í tøkugjaldinum og her tað magnus rasmussen nænststursmaður vinmálan sum hevur lagt málið fram og hetta her er so ein tillaging av verandi tøkugjaldi
summi lógin er í dag so er tað so sær at mannbetalir tøkugjald hon hann er í trimum stigum har tað so sær at prísurin er seksogtretivu kilo ell hægri so er gjaldið fimm prosent er prísurin millum tveyogtretivu krónur og seksogtretivu krónur kilo so er tjaldið tvey komma fimm prosent meðan lægri en tveyogtretivu kilo so er tað null koma fimm prosent og tað sum er kanska mann kann siga eini trupulleiki í dag tað er tað at framleiðslukostnaðurin hann er hækkaður nógv og tað ger so tað at sjálvt um mann framleiðir til og selur til framleiðslukostnað so kann mann gott selja ella betala rættiliga nógv ís í tøkugjaldi og tískil so er brúk fyri at manntillagar tøkugjaldið og tað ger mann so eisini her beint og tað verður sis soeis gjørt at og tað sama so eisini í uppskotinum at mann hevur fimm stig har mann sigur tað attil dømis tá tað er tá prísirini er lægri enn framleiðslukostnaðurnum so er gjaldið nul komm fimm og tað kannmann kanska rokna sum eina leiðu fyri loyvi mann hevur og so hækkar tað so víðari til tvey komma fimm prosent fimm prosent sjey komma fimm og tíggju prosent og tá tað eru tíggju prosent so er tað tá ið prísirinr eru tretivu krónur ella hægri enn

og sjálvur so haldi eg sjálvur halda við tað at tað er gott at mann hyggur eftir se serliga nú tá

sama sum hann er gjørt í mun til tilfeingisgjald har har tað fyrr var so sær at tað var á fast krónutali á nú hevur mann eina skipan sumspennir itt sindur víða har ið tá tú kanska har prísirinir er lægri sumbetala tað minni og prísinar hægri upitað tað meir so at av eisini gott fyri vinna at hon hevur kanska okkurt fæst at haldast til og eisini tað at mann tekur hædd fyri sveiggjum

og hettaher uppskotið tað gevur so hal tað er sambært viðmerkingunum fýraoghálvfjerðs komma sjey milliónir krónur eyka inn í landskassan og so er tað tað tá mann far eftir eyka hvat skal hann so brúka til og eg haldi gott sæð frá okkara sjónarmiðju at pengarnir fara út aftur í ein skattalátta at eg ikki bara endar inni í tí almennu rakstrinum at mann faktiskt tá mann ferðast pengarnar avt mann brúkar tæir til

og havbúnararfeløgir tey hava so eittummælisskjal herbeint og og tey vísa á fleiri ting sjálvandi tey eru ikki heilt nøgd tað er sjálvandi skilligt attey umboðar jú alivinnuna og livinnan sk gjalla morgnseta sjónveikistu nøgd men eg haldi eitt sum tey eisini a veru fram við miðlunum um tað er at tað er kanska oftani tað at tá ið tað nærkasta fíggjarlóg so fær mann í gongd við at gera hesi tingini her beint og eg dugi væl at skilja tað sjónarmiðið tí at tað kann ofta tykjast sum um at tað kann tykjast sum um at mann kanska er tað so sær at mann manglar pengar onkustaði fíggjalóginu so brúkar mann hesa knøttara til at skrúva

haldi eg tað eisini øgiliga týdningarmikið at mann frameftir hugsar um tá iðtá vit hava við hetta her at gera serliga altso hugsar um tøkugjald g tilfeingisgjald at tað eru pengar sum kanska sjálvandi hevur gingið øgiliga væl í hesbavinunum í síðstu árini øgiliga væl men tað sum er kanska ein trupulleiki tað er tað atat tað kann ganga verri og tá er tað øiliga vandamikið fyri okkum at vit byggja ein stóran part av okkara fíggjarlóg upp á hesar inntøkurnar herpeint og tískil hevði tað verið betri at at mann sum í hesum uppskotunum at mann hevðir ein fastan loysn yvir hvussu gjaldið er og man brúkar tann loysnin um mann fær semja um tað um at brúka tann loysn frameftir og tað sama tá tað kemur tilfeingsgjald og so at mann frameftir roynir at gera kanska fíggjarlógin minni tengda av hesir inntøkuni meðan mann kanska heldur setta í ein grunn ella annað so sær at mann ikki at politikarin kanska ikki freist sela brúka hesar knøttarnar at skrúva skrúva uppá tá mann manglar inntøkur til forskelligt so tað er hvørfalt verið gott sum mann hugsaði um tað frameftir so sjálvandi hetta ermálið ferð í vinnunevndina havi eg sjálv siti og sjálvandi far vit at kalla avan partar inn eg haldi sjálvur at hugskotið sjálvt í hesum her er gott at mann fær ein nokk so fastan loysn og eisini tað at mann tillagar tað tað er tað kanska tað viktigasta at tað her verður brúk fyri at mann tillaga tað og tað ger mann soher beint og so er tað nøkur ting sum mann kann kanska hyggja eftir eitt er til dømis tá ið landstjóralæknin krevur tøku hvussu er tað tá tað er kanska eisini eitt sindur ósemja um tað í dag hvussu ger mann tá og ymisk annað sum mann kann sum mann sjálvandi fer athoyra vinnuna og av varani partar um tá tað kemur til hett ar málið her tá tað verður viðgjørt so
tað er sera týdningarmikið at vinnan hevur tryggað karmar og at tá ið vit gera justeringar í hesum førum at vinnan kann vita at tað ikki verður broytt hvørt á tað einasta ári og at mann mann hugsar eisini um at tað er avmarkað hvussu rætt tað er at taka pengar úrvinni yvirvirhøvur tí at alvinnan hevur gjørt kolossalar íløgur í í vinnuna sum hevur so skapt meir og fleiri fleiri arbeiðspláss eg kundi ynskt eisini at vit høvdu hugt eitt sindur eftir at fiskivinnan sum er enn verri fyri tá ið vit tosa um gjøld so fer ein nógv størri partur av yvirskotinum hjá fiskivinnu í almennar grunnar tí haldi eg at tað er øgiliga viktigt at vit halda fast um at vit ikki í tí ótíð broytast tingini
heini johannesen
ja tað er øgiliga týdningarmikið at mann tá mann ger hesar broytingarat mann ikki køvir íløguhugin tað er øgliga týdningarmikið og tað mugu vit sjáldi sjálvandi eisini hava við tá vit viðgera hetta málið her og eisini í vinnunevndini og tað sum eg kanska gott tá man hugsar um hett her uppskotið her tað er tað at mann á hvørjum ári so roknar mann seg fram til hvat framleiðslukostnaðurin er og so ásetir mann tað út frá tí so at vinnanin fer alla tíðina at hava okkurt at ganga út frá í mun til dag so er tað eitt krónutal og her má ett krónutal á so og tá stendur fast har fleiri ár sjálvandi framleiðslin kostnaður og marknaðarprísur og annað broytis seg alla tíðina tað rtað er ett sindur óheppin meðan men í eí hesum førinum so er tað ettr framleiðslukostnaðin allatíðina so tað er hvorfan eitt gott positikt ting og tað var tað sama tá tað kom tilfeingisgjald at mann hevði krónutal a og har varð víst táð seg eisini at prísirnir sveiggjaðu og so var tað en rættiliga stórur partur av søluprosinum sum fór til tilfeingisgjald so at eg haldi t heta er ein eg haldi hvorhátturin er fínur takk fyri harra formaður ja takk
næsti røðara er jóhan dahlger so væl
alivinnuna tað var soleiðis at fyri nøkrum árum síðani tá valdi mann at gera eina serliga skipan eisini fyri aluvinnuna tað var fast aftur í

tólv ella fjúrtan ma mann byrjaði upp á tað við tøkugøldum við basis ití sum bleiv kallað fyri fiscpul prísirnir har mann so roknar seg fram til at miðal prísirin blevr brúktir til at roknað út frá í sambandi við við áseting av tøkugildum og tað gjørdi mann so hvart árliga fyri at fáa júst era til soleiðis sum tað nú einaferð skuldi verða alt eftir hvussu framleiðslukostnaðurin og annað hátta eitt sær á marknaðinum og mann royndi at fáa eitt eina so rætvísa mind sum gjørligt av av hesi heri av hesum gjaldinum tann gamla skipanin hon er er bigt upp soleiðis at mann sigur at um prísurin er seksogtretivu krónur kilo ella hægri so er gjaldið fimm prosent og er prísurin millum tveyogtretivu og seksogtretivu krónur ber kilo so er gjaldið tvey komma fimm prosent og er prísurin lægri enn tveyogtretivu krónur kilo ja so er gjaldið er null komma fimm prosent mann er so komin fram til tað at vistuman hyggu eftir prísurnum

vil siga vissi prísurin til dømis framleiðslukostnaðuri er tað sum er ásettr í hesum lógini her til níggjuogtretivu krónur og fimtan og og søluprísurin er er er er hálvfjerðs krónum kilo ja so betalir mann tíggju prosent av mununum har ímillum er prísurin millum fimtan og tretivu krónur hægri enn framleiðslukostnaðurin so er gjaldið sjey komma fimm prosent og er prísurin millum fimm g fimtan krónur hægri nn framleislukosnaðurnin so er gjaldið fimm prosent og er prísurin í sami sum ella fimm krónur hægri enn framlislukostnaðurnin so er gjaldið tvey komma fimm prosent og er tann minni enn framlalsukosnaðurin so verður gjaldið null komma fimm prosent eg e rokni við at tað eri siur ringt at koma fram til tað rætta talið at áseta sambandi við alivinnuna og og tað er øla ringt at finna haldi eg eisini eina eina semju sum ger tað at mann mann kemur til tað rætta talið sum hvat burdi tað verið teð hava verið røpdur frammi og og eisini frá frá almenni almenni síðu av sum hevur sagt tað at mann metir tað at tøkugjaldið verðr for lákt og tað er so it sá tí at mann hevur er farin inn og hevur arbeitt við at gera nakrar tillaging at hyggur mann eftir hvat ið hapannafelagið sigur so m eina habannarfelagi tað ati at mann mann eigur at gera tingini annaðleiðis tað meina teg at mann eigur at hyggja eftir eftir avlopunum og so og so taka og so taka harfrá og og taka tøkugjald tá ið mann er komin fram til tað talið sum ligur eftirábotninni

hetta er kann mann siga kanska líka nógv ein ein ein millumting millum tað sum sum sum sumhapanafelagið hugsar og tað sum myndugleikin talsagar landsstýrið metir er rímiligt at taka frá eini vinnu sum tjenar øgiliga nógvar pengar men sum mann samstundis eisini veit hevur eina øgiliga útbyggingarætlan fyri framman uppá milliardir fyri at áhaldandi menna og tryggja tað at hendan her vinnan kann vera ein góð trygg burðardygg vinna sum gevas ít stóra ískoytti til tta samfelagið og tað haldi eisini um tað havi í huga tá okur nú sita og veggirdistingini her eg haldi absolutt tað at atvinnan skal gjalda tøkugjald eg va sjálv vitil at gera í eisini tað g skal ver att rímiligt tøkugjald eftir hesum tølunumsum ligja borðinim nú so gevur hetta her í løtuni umleið ja vil seg ámleið trý hundrað millónir krónur har áleið inn í landskassan og tá eru tað jú onnur ting sum eisini geras seg galdandi ta er tað er partadalskattur og tað er vinnuspetskattur og tað er faktisk alt tað avlata virksemið sum alivinnan hevur og gevur av sær á landi og sjógvi eisini av avlatdu vinnum sum okur ikki skulu gloyma so eg haldi atð e vitit um an finna eina balansagongd her at mann at mann at mann at mann finnur út av at mann tryggjar tað at alivinan statvek hevur ílegur hug í føroyum og byggji tað út sum alivinan ættur at byggja út í føroyum eg havi skilt tað at tað eri tað eru upphæddur uppá millum seks og átta milliardir og streypiskeini sum skula bygjast út í komandi árini í smáttstøði sum skulja framleiðas tørdismált og um skipanir suml koma at gera tað at okur hava eina nógv tryggari og betri vinnu frameftir eisini hava tí

tí mann hevur sæð tað at vist tú klárar atala á landi støddina størri up til kanska sjey hundrað gramm av kilo so er vandin fyri at tá ið fiskurin kemur á sjógv fyritað fyrsta hevur tú eina sitti súkklusá sjónum tú fær tú fær fiskin skjótari ellivumánaðr á sjónin í mun til átjan mánaðir í dag tað bertíðir nógv eisini í sjúkrafyribyrgingarhøpu tú tú hevur víst seg ati millum annað læksa lúsin hon hon tekur stikaskiftið seinna partin av aliperiotuni kanska frá frá einum ári ella trettan mannum og uppeftir og tað sær út til at mann fyribyrgir nokk so nógv av tí við at gera tað sum man ætlar at gera nú við at hava størriksmálti á landi og so seta tað út seinni so eg eri ein av teimum sum halda tað at okur sklga virkuligani passa upp á at okur fara at krevja for nógv inn sum mann ger tað ati okra vinna sum er her á landi fer at siga tað jamen okur fara heldur aðrastaðni okur fara at gera okr ílegur í lond og í londum sumhava betri skipanir okur hava mann kan taka til dømis nú nú kann eg nevna bakkafrost til dømis teir eru í skotlandi skotlan hevur kempiøki til aling og teir hava øgiliga góðar skipanir til tey sum gera ílegur í landinum har tú fær veldjar fyrimunir av at gera íløgur tað haldi eg mann skal hava í huga her okur hava ikkir skipanirnar í føroyum slettikki næri námin av teimum og tí skullu okur eisini hugsa um at tryggja tað at at ílega í hurðum hjá hesum her stóru fyritøkunum sum okur hava og sum eru sera góðar at hann eisini áhaldandir er har í føroyum og tað ikki í at at tað verður men eg haldi eisini tað vist mann sia frá frá lands síðu tað er haldi er viktigt at ælarnir alufyritøkurnar eisini síggja tær í eyguni at her skal haseg gjaldast nakað til landskassan fyri at hava rættin til at brúka firðir og sund og og og og hava rundan um okum og tað er tað tú tú tú skalt gjalda fyri her

at alivinnan er burðardygg og í sjúkra fyribyrgingarhøpi eisini ger optimalt fyri at fyribyrgja at okur risikerað at fáa sjúkru sum kunna kopa okkum á tí at alivinnan er ein so stórur partur av okara búskapi í dag at okur vildu ikki holt tað at hon fekk eitt knekk á sama hátt sum fekk tvey tí so eri eg bannikify ann alt samfelagi føroyar báltar út altso og tað haldi eg okur tað vera øgiliga varin við og tí er tað hetta e ein vinna í mínari verð sum okur virkuliga skula passa gott uppá líka væl sum og sum jávand passar gosta íp bokar fiskivinnu men tað er heilt hvør sítt tí hett her er ein framleiðslu vinna frá á til sett tavil siga frá smolti til til sølua av produktunum so er tað nakað sum tú skapar við við dugnaligheit sera stóra dugnaligheit og eg haldi at okkur alivina hevur víst tað at hon er kanska ta besta í heiminum og tað skulu okur eisini verja um og lesir manne viðmælini frá frá hepanafenans so haldi eg eisin at mann sær ímillum linjurnar har at teir hava einki ímóti og tað haldi eg heldur tær skuldu hava tína kaldanna at gjalda eitt tøkugjald tað er bara spurningu r hvussu mann roknar tað út eg haldi sjálvur tí at hetta uppleggið sum liggur á borðinum er rímiligani gjøgnumskykt og og og og og nevnt at at at at at atrokna út frá at tmáa kan gega soleiðis tí fara okur í hvussuer at geva tðvið eina góða eina góða viðgerð tá tað kemur í vinn í nevndina eg havi líka ein spurning til landstýrsmanninum tað er tað er hvussu að ber til at hetta málið endar ið í vinnunevndini tí at vanligani nú havi eg sitið har í trý ár og havi eg havt næstan oyggja at gjørt tí at mann av einari undanligari orsøku lagt tað mesta út undir fíggjarmálaráðið at teimum málsøkini sum eru men hetta málið er eitt er et eitt avgjaldsmál í veruleikanum heldur ikki eitt vinnumál tí tí hugsi eg tað at

undrar meg eit sindur at málið er enda í vinnunevndini tí hetta ereitt upplagt avgjaldsmál fyri fígjarnevndina men eg vil gleðiliga viðgera tað ata ttað a tað skuldi brugnaliga haldi eg havt hoyrt heima alt tað sum eg hevur vinjað at gera í vinnunevndini men og fór at geratð ina góða viðgerð og tak væl ímóti ti og viðgerara væl og virðiliga takkfyri hara formaður
ja takk fyri síðani er tað næsti røðari fær orðið og nú er tað bjarni hammer o væl
kann kanska taka í endáni frá jóhandali tað er ati nú eri eg formaðurí vinnunevndini g okur hevði verið hevði einki havt ímóti at havt meira havt meira gjørt men men soleiðis er tað at men tað er gott at har má eg so siga at eg hopi at hetta málið kemur í vinnunevndina tí so so hava okur okkurt mál á einum jól at viðgera men me skemtisíðus tað er einki hetta her uppskotið við at tillaga tøkugjaldið á alivinnuna tað er tað er eitt sum so er tað eitt fínt uppskot og tað sum okur oftan av gloyma at snakka um tað er tað at tað er gleðiligt at okur kunnu standa her uppi og snakka um hvussu stóran part tøkugjaldið skal vera á alivinnuni nú man eg ætlar at hækka tað tí hetta her vísir at alufyritøkurnar í føroyum hava veruliga flutt seg tey seinastu nógvu árini har sum og eru blivin til ein stóran part av landsins inntøku sum beinleiðis hava hundraðtalsja kanska túsund tals nei túsund tals ói túsundbeinleiðis starvsfrøðiiplássum í føroyum og kanska hundraðtals óbeinleiðis starvspláss í føroyum tað er tað er gleðiligt at okur eru komin har til at okur snakka um hvussu nógv skul kur taka afturat umframt øll tey arbeiðsplássini sum eru skapt beinleiðis og óbeinleiðis av tí alivinnuni sum virkar í dag og sum virkar sum virkartíbetur óalmindiliga gott okur munu heimikki gloyma allar tær stóru íløgurnar sum varð gjørdar kring landið sum effektiviserað hana men allíkavæl hava nógvar føroyingar í arbeiði og sum gera tað at alivinnan blívur meir enn meira burðardygg og hevur og kastar meira og meira av sær eisini til tað føroyska samfelagið visti okur fara til tann tað galdandi loyvisgjaldið sum er í dag grundarlagið fyri tøkugjaldinum tað er tann mánaarliga tøkan av laksi tað er íkrútari vekt og hon verður so falda við tí altjóða marknaðarprísinum sum er í dag men tann marknaðarprísirin sum mann brúkar í dag her skal líka leggjast afturat og tað hevur so tann føroyski hjá alivinnanum vísta á fleiri ferðirnar og um mann kann siga at føroyingar kunna kanska reypa sær av tí tað er tað at tann føroyski prísurin hevur ligið áleið tíggju krónur hægri í miðal enn marknaðarprísurin men mann brúkar marknaðarprísirna at at rokna loyvisgjald ella tøkugjaldið allíkavæl og eitt annað sum eg isin mg ikki mínna minnast til sum stendur eisini í uppskotinum tað er tað a tað her loyvisgjaldi o alivinnura hetta er ikki at meta sum ein skattur sjálvt um tað virkar sum tað er ein skattur hetta er eitt nýtslugjald fyri at fáa hendan í hjárættin frá landsmyndugleikunum frá landsstýrismanninum fyri at gagnnýta nøkur øk har sum eingin annars sleppur framat hesi her ælufeløgni sum er í dag hava fingið loyvi til at brúka hendan her rættin og tað er so nakað sum eingin annars sleppur framat tað er faktiskt tað sum mann betalir fyri øllum førðum tað sum mann pakkar tað inn í endamálið í eisini í hesum uppskotunum tað er at ein hægri alifiskaprísur hægri skal gjaldið vera og eg veit ikki amt neyðugt mann kann kanska nevna skjótt teir undanfarnu prísirnir har segði mann at framleiðsluprísurin var seksogtretivu krónur og tað sum var hægri enn tað ta var gjaldið fimm prosent og so var tað niður til tveyogtretivu krónur har sum tað fór obleiv sa hálvtur prosent undir tveyogtretivu krónum men tað er eingin loyna tað at tað er eingin loyna at atat prísurin at framleðslu prísurin er hækkaður og tað vísar heftaher upskotið eisini ug nakað kann mann leggja afturat eisini men tað eru aðrir skattur visti okur siga hitt er eitt nýtsluggjald hetta her sum oku snakka um tag men so eru tað eisini skattur sum fyritøkurnar betala og tað er partafelagsskattur kapitalvinnuskattur akkurát sum aðrar fyritøkur umframt tað tøkugjaldið sum er og so sjálvandi inntøkuskattur og bara hassu taka abit partafelagsskattin og tøkugjaldini so er tað áleið fimhundrað miliónir um árið soleiðis sirka í fjør var tað minni perkundar korona men tað hækkaðis nakað í fjør men hetta er tøkugjaldið eisini aliførøkurnar tit kunna gott draga hetta her gjaldið frá tískattskylduu inntøkuni akkurát sum adraga sum tey draga aðrar frá tí sjálvandi treffar tað ikki akkurát líka hart um hetta blaa bleiv tikið og tey ikki fingu møguleikan til tað hetta kemur at vera ein natúrligur partur av rakstrarumkostningunum hjá alifyritikunum sum gera tað kunna tekkja tað frá men sjálvandi hetta her er nakað sum ger at at tað er ein eyka útreiðsla sum verður endamálið við akkurá hesum uppskotinum ta er tað sama høgri alifiskaprís hægri avgjald og eg haldi eisini at tað er skilagott at mann hevur valt at hækka at mann hevur valt at hækka framleiðslukostnaðin to a tr eingin ivi um han e farin upp altso alt er blivið dýrari í dag báði tað sum eg skal brúka at framleiða við og og ja j marmankan nestan siga at alt er blivið dýrari og so tað eitt sum skilagott eisini tað vaðr lagt upp til her atat framleiðsluprísurin verður reguleraður árliga og tað er faktikt fínt í staðin fyri tú setir ein tann tann tann sum vera seksogtretivu krónur áðrenn hann hevur verið tað í nøkur ár eg kann nevna eisini at ein skattanevnd var í gongd gjørdi eina aðra meting tey segði at tey menti at mann skuldi betala gjald eftir tilfeingisrentuni tað er tað er tann rentan mann kallar tað rentan tað er avkasti tann vinnuringurin sum er tá ið framleiðslukostnaður er mettur og tann vanligi vinningurin og hví tekur mann oftani vanligan hvat er vanligur vinningur tá mann snakkar um fyritøkur og framleiðslu vanligur mann sigur vanliga vanliga góður vinningur er fimm til tíggju prosent heilt góður tíggið kanska men her hevurhon veriða øgiliga høgur og grundndligan er serliga høgur kanska inni í uppsjóvarvinnuni kanska eisini inn í alivinni tað er tí tey duga gott mann mann eisini mann mann ikki gloyma og tað er tí at hetir ein fyrri at eingin annars sleppur inn har vanligvíst er tað so vist tað er ein partur av vinnuni sum gongur ekstremt gott har eru øgiliga nógv pengar at tjena so vilja nógv onnur sleppa inn í ta vinna men tað ber ikki til í hesum vinnum tí snakkar mann skuldi mann heldur tikið tilfeingisrentuna skattanevndin erhon hon leggur hart út hon sigur at hon metir tað skal vera fýrs prosent av tí yvirnormala vinninginum sum mann sigur men tað hevur mann ikki valt at gjørt og ogheilt heilt tekma samanum so er hetta her eingin ivi um at hetta her er nokk so skilagott hetta er nokk so gott at nokk so gott hjá fyritøkuna eisini at rokna seg nøkulunda fram til ár fyri ár faktiskt mánaðin fyr um mánaða hvat ig skulu gjalda í gjøldum her hevur mann so gjørt tað at mann betalir enn at hálvt prosent men frá framleiðslukostnaðirnim sum er níggjuogtretivu krónur og fimtan oyru og so hækka tað stivíst tvey áta hálvt prosent er prísurin fimm krónur hægri sum fylla tvey ata hálvt er at millum fimm og fimtan soeta fimm prosent og vissu prísurin er vis seg klára longur upp tretivu krónur meira enn framleiðslukostnaðir sum betalu tíggju prosent og tíggju prosent visi okur siga trýss krónur kilo so eta seks krónur per kilo tað eru sjálvandi tað at virka nógv men tað er nú ikki so heilt ekstremt nógk har haldi eg ati tað sum mann kndi altso nú kemur tað her vónandi vinnunevndina tí ella ella verður ikki nok at gera hjá vinnunevnini í hesum árinum men ver tað tað okur fara sjálvandi at snakka partarnar og kanna málið og og kekka ber tað til kanska at gera annað stigan soleiðis at hann kanska ikki endar tá tretivu krónur meðan hækkar eitt lítið sindu afturat har sum hann hækkar hvørja fimmkrónur hækka kanska tvey eta hálp ett sind afturat tí tað er so ikki nakað sum tekur lívið av hesum her tað betíðir bara tað at tey tjena verður prísur um fýrs krónur meira so tjena tey ekstremt nógv men tey betala eitt sindur minni og havbúnarfelagi tey vísa á at at hetta her er kanska ikki tann rætti leisturin hetta vísir ger bara tað at íleguhugrin minkar tað vóna okur ikki tí tað eingin er sum ynskir ati at alufyrðitøkana skulpa minka um íleguð áhugan men men sjálvandi skal landið hava sín part tá ið tað ganga gott og kvurat minnist til tá tað gangar gott so er tað í lagi at landið fær sín part ikki bara landið men men eitt annað sum eisini má haldi eg tað er eingin iva sum nevnd um at hyggja eftir tað er at kommunurnar munna fáa ein part av tøkugjaldinum kommunurnar leggjas til hesar fyritøkurnar tir kommunurnar sum hava tilbúgvingina á firðinum og tað er inni á einstøku firðunum hjá teimum einstøku kommununum har sum umnøkur dálking er hon fyriferst tí haldi eg ovisu ferðin herban her partafelagsskatturin hann er átjan prosent oghann parturhálvfjerðs prosent av teimum átjan prosentunum ferð til landið tretivu ferðirtil kommunurnar tær kommunurnar sum fáa lut í tí skattinum hann vil eisini minka og pluss mann smakkar um eldraøki sum hevur avbjóðingar nógvastaðnis har haldi eg mann eigur at prøva inn at fara at hyggja vónandi hevur hevur landsstýrið hevur landsstýrið onkra onkra áseting hat man kann gera men tað er eingin ivi um at kommunurnar munna fáa ein part av hesum gjaldinum hvussu nógv og hvussu ikki tað vita okur ikki men tað eru øllum førum nakað sum mann má hyggja eftir tí at tað hevur verið snakkað um at kommunurnar kunna fáa møguleikan at seta leiði til fyritøkurnar tað er ikki komið har til enn men mamma øllum førum vistimann ikkiskat koma hartil nokk so skjótt so noyðist mann at fara inn og hyggja eftir hvussu stóran part kann kunna munurnar fáa av hesum her men eftir at áhugavert uppskot øgiliga nógvar góðir taktir kanska skuldi stigin verið broyttur eitt sindur og so eigir mann at fáa kommunurnar inn so ella so at fáa ein part av hasum gjaldinum tey koma missa inntøkur av hesum her uppskotnum eisini men okur vóru gleðir kunn at fáa nevnna vónandi og fáa allar partar inn og fáa gjørt nakar tillagingar í øllum førum sum vónandi atn ein nevn kann semjast um men tað kemur til ta tíð takk fyri hara formaður
ja takk so er tað nevstur at røða høgni hoydal gjørt væl
vit í tjóðveldi halda tað er gott at landstýrið komið við einum uppskoti um at broyta loyvisgjaldi ella tað sum erða vanliga rópa tøkugjaldið og eisini at tað er gott at mann heldur áfram á tí leiðini at gera eitt eitt stig veina stigvaksandi skipan alto einari progressiva skipan í mun til í mun til søluprísin á altjóða marknaðinum og sjálvandi setir upp ímótir framleiðslukostnaði og frádráttir fyri ta fyri tær avskrivingar og annað sum eru í og heta er esinieitdømi um at tingini flytast í politikki tað gloymar mær kanska oftani at tað sum skilur okkum í dag tað savnar okkum í morgin øtí ati hetta loyvisgjaldið ella tann ein ein kompinerað skipan við loyvisgjaldi og eyka partafelagsskattið bleiv sett í verk í tvey túsund og fjúrtan og síðani bleiv henda skipan sett í verk undir síðstu samgongu sum gjørdi hesa mairá progresivu skipanina og legði dentuna á á á tøkugjaldið øhog eg havi hugt í tølini altso loyvisgjaldið gav í tvey túsund og fjúrtan fjøruti komma átta milliónir so var nakað afturat í eyka partafelagsskatti øh og við nýggju skipanini so gav tað longu í tvey túsund og sekstan hundrað og sjeyoghálvtrýss milliónir øh og prinsippið er jú tað at sum eg haldi bjarni hammer nevndi at at fyri at avmarka eina avmarkaða atgongd til firðirnar og at gagnnýta náttúrutelefeingi so skal mann rinda gjald til tiltil fólki ella almenningin og avbjóðingin sjávandi hvussu verður tað gjørt best so at tað eisini framvegis kann linna undir eina eina vinnu sum hevur verið í í ógvusligum framburði og vøkstri tíbetur og sum eg eri samdur í sammett við alivinnur aðrastaðni er í absoluttum heimsflokki

havbúnarafelagið hevur so havt nakrar viðmerkingar til hetta uppskotið og eg fari at spyrja landssýrismannin sum eg lesi tað so eru tvey ting sum sjálvandi skuldu nevnast at eg haldi ikkitað er á nakran hátt er rætt at ein so stutt hoyringsfreist er sum hunnu verið visti eg lesi tað rætt hava tey havt fýra dagar at svara øh eg harmist eisini um at lansstýrismaðurin ikki sum hann hevur gjørt í øðrum førum sum eg havi røsthunum fyri eisini hevur viðgjørt hatta saman við politisku flokkunum tí eg havi altíð mett í øllum tí rokinum sum hevu verið um fiskivinnunýskipan og gjøld og eisini í alivinnu at tað er eitt øgiliga týðiligt grundarlag fyri at hava eina breiðari viðgerð av hesum enn eitt eitt nokk so knappligt uppskot frá einari samgongu øhsum tykist mangla pengar tað er nokk tað er nokk eina atvoldim tað má mann bara viðganga øh heldur enn at fáa eina varandi skipan sum so eisini vinnan veit ikki verður broytt ári eftir ella dagin eftir ella vikuna eftir við stuttari hoyringsfreist men sum eg skilji so í hoyringsí hoyringsskrivinu hjá hapanarfelagnum so giti eg tað hevur verið til ta upprunauppskotið tí teir mæla nettup til hetta her við at í staðin fyri at seta krónutali inn í eina lóg at tú sigur tað at tá ið framleiðslukostnaðurin ella sølprísirni eru sonógv oman fyri framleiðsukostnaðin so kemur tann stigvaksandi skipanin inn so eg giti at tað er broytt eisini aftaná hoyringina hjá hjá hábunnarfelagnum tað giti eg eisini at ella tað vónaði at landstýrsmaðurin sjálvandi fer at fer at koma inn á í sínari í sínari meting sum sagt endamálið er at finna eitt eit gjald sum sjálvandi er fyri tann framlígkjarrættin at tú hevur eina avmarkaða atgongd og tað hevur víst fleiri til skattanevndina sum mmæltu til eitt tilfeingisgjald ella eina meting av at taka fýrs prosent inn av tilfeingisrentuni tað lýist eitt sindur hesum men hevur so eina eina aðra meting afturat nemliga um hvat tann reella tilfeingisrentan er og har mann so eisini ásetir hvat er ein normalur vinningur í einari vinnu hog tað hevði sjálvandi givið nakað meira av pengum og bara fyri at láa tað fast altso endamálið er sjálvandi at vinnan kann gerast íina íløgur og vaksa og klára seg við øllum tí uttan politiska og pípanding ov nógv eina skipan sum heldur men tað samfelagsliga í hesum bæði við bæði viðviðvíkjandi tøkugjaldið loyvisgjaldið á alivinnuni ella at fáa at fáa ein part av tilfeingisrentuni inn tað er jú í roynd og veruð eisini fyri at kunna lækka ta skattatrýstið sum er á inntøkuskatti í føroyum tað haldi eg tað mest týdningarmikla tað bleiv gjørt í síðstu samgongu at tað sum mann mann fekk eykuinn bleiv brúkt til at gera veruligan lættar fyri lág og miðalinntøkur í føroyum tí tað er eingin ivi um at ein lækkaður inntøkuskattur sum rindar meginpartin av øllum tænastunum sum vit hava í dag at tað eisini ger at vinnurnar í føroyum verða javnsettar oa vit hevði økt um kappingarføri hjá øllum vinnum í føroyum um tað var gjørt og vit í tjóðveldi leggja stóran dent á og tað gjørdi kristina háfoss í undanfarnu samgongu ta skipanina at hesir gjøldirnir sum koma inn frá bæði fiski og aluvinnun eiga ikki at fara beinleiðis inn á fíggjarlógini og harvið verða brúktir sum eitt slag av av knøtti at skrúva upp á tá ið við tað okkum okkum vænta pening í landskassanum men tey eiga at fara inn í búskapargrunnin føroya og so er skipanin tann at so rindar búskapargrunnurin inn aftur til fíggjarlógina eftir einum miðal eftir einum miðaltali so tað regulerast í mun til sl inntøkuna vaksa men sum tað ikki bara er ein beint inn á fíggjarlógina og so útaftur eg faristaðiliga at mæla til at tað eisini verður gjørt í hesum førinum eg haldi tað kann vera ein ein øgiliga stabiliserandi effekt í í føroyskum búskapi og eisini ein stabiliserand effekt í tí føroysku politsku skipanini soleiðis at vit noyðast at hugsa longri fram hvørja ferð slík gjøld verða broytt og so tey eru varandi og og framvegis skapa skapa grundarlag fyri einum fyri einum sunnum vøkstri í vinnunum og einum sunnum rakstri í vinnunum og eisini einum einum meira jøvnum kappingarføri fyri fyri allar vinnur í í føroyum síðan til sjálvt vit í tjóðveldi eru sjálvandi rættiliga skeptisk við at tá man hyggur eftir hesum uppskotunum sum verður broytt at hevði hetta verið í gildi eitt annað ár so at inntøkurnar í veruleikanum verið lægri so hetta við hvar tann fyrsti stigin skal vera tað haldi eg nakað sum vinnunevndin eigur at viðgera eisini nakað sum vit kundu havt viðgjørt millum flokkarnar landstýrsmaður heur tikið stig til tað at kalla inn aftur við sama endamáli framvegis at skapa skapa sunnan vøkstur men hetta tykist nokk so nokk so ógvuslig broyting í mun til tá i tá ið marknaðarprísirnir eru eru á tí lægsta stignum tað er ein øgiliga ógvuslig broyting og eg haldi vit kunnu sláa sláa fast í øllum tí tí tí ofta harðliga orðaskifti sum er at tann skipanism bleiv gjørd seinast hon hevur ikki hon hevur ikki gjørt at alivinnan í føroyum ikki hevur vaksið so nógv sum hon hevur gjørt altso taðvs tað hevur ikki verið ein stórur bái fyri vinnuna eg hugsi túhevur fingið størri undirtøku millum fólk í politsku skipan fyriman hevur slík gjøld so nú er bara at finna tann rætta háttin at fáa tað rætta gjaldið inn øhog hin báðin sum vit leggja stóran dent á í tjóðveldi tað er altso at við hesari skipanini og tað hendir partvíst eisini í summum av teimum broytingunu sum vórðu gjørdar í undanfarnu samgongu so verða so verður royndi verið inntøkan hjá kommununum minni tí at landskassin fær ein størri part tí at kommunurnar hava fingið part av partafelagsskattunm og øðrum og eg haldi altso vit vit at vit skylda hvørjum øðrum at siga at at fyri tær kommunur eisini tær kommunur sum leggja fyrðir og infrakervi og aðrar tænastur til ta vaksandi alivinnuna sum jú er øgiliga avmarkað til til ávís feløg tær eiga sjálvandi at fáa altso allar kommunurnar men eisini tær kommunurnar sum sum gera nakað ser lagt eiga at fáa ein størri part tav hesega og tað hevði eisini verið til gagns fyri fyri stabilitetin og og og møguleikarnar hjá kommununum at at taka sær av teimum týdningarmiklu vælferaruppgávunum og trivnaðaruppgávunum sum kommunurnar hava ogí løtuni er tað er tað ætt altso fyri at sita bart ú tað er tað er so skeivt tað er so skeivt og skeiklað at at tað kann á ongan hátt vera verur ein rættvís skipan tað tann partin haldi eg eisini at at eg vóni at vinnunevndin kann taka upp um mann kan viðgera aftur til aðru viðgerð tí sum sagt tá mann er komin har til at mann nú hóas ta eitt øgiligt rok góðtekur at tað skal vera at gjald á fyri frameggjararættin sum er eitt gjald sum byggir á reell tøl fyri hvat tann serliga eyka inntøkan er av at fáa atgongd til ta avmarkaða í hesum førinum atgongdina til firðirnar og til og til vatn og annan tílík sum sum hongur úp so so er ikkis ræðlia nógv eftir eisini at fáa gjørt eina skipan sum veruliga heldur og serstaka týdningarmikið enn einaferð at pengarnir fara umvegis ein búskapargrund at semjan um hegsir skipanirnar eigu eigur at vera longri enn bara at koma knappliga beint up undir eina fíggjarlóg og er eg eri sannførd um tað kann kjølfestast millum flokkarnar eg veit ofta hevur tað ikki riggað tá i man ev roynt tað men men eg konn hvussu fyi tjóðveldi vit hava hvussu eru við til at gjørt t ótrúliga nógvar semjur tá ið vit eru í andstøðu sum hava havt stórar broytingar við sær millum annað tøkugjald og ikki minst tá mann byrja at taka tilfeinskjøld ay tað komu bara tíman tá fekk ein andstøðuflokk inn ella rættar sagt tveir til at taka ta takið við eisini so tað skal vera mín staðiliga áheitan tí at tí at alivinnan hevur sjálvandi sínar avbjóðingar øh og tað sum eg tosi við við vinnuna tað er tað er at tey sjálvandi eru eru langt síðani komin har til at eg skuldu gjaldagjald avbjóðingin er at finna gjald sum er stabilt sum vinnan kann plakann langtíðar planleggja eftir sum ikki broytist frá degi til dags og sum er eitt sum er eitt rættvíst gjald fyri frammagjararættin og tey gjøldini kunnu so brúkast til generelt at lækka inntøkuskattin hjá tí arbeiðandi vanliga føroyinginum og tað hevi verið eitt so øgiliga øgiliga stórt framstig fyri allar aðrar vinnur tí vit vita at kappingin í í vinnunum er ójøvn tær vinnurnar sum hava atgongd tí náttúrutilefeingi og firðir hava hava í í vanligum vanligum vinningi nógv meira í vinningi enn enn nógvar aðrar fyritøkur men hevðimann fingið lækkað inntøkuskattið so hevði tað gagnað so hevði tað gagnað sjálvandi fólkinum fyrst men eisini í øllum øðrum vinnum tí kappingin hevði verið javnari til at velja hvar skalt tú brúka tínir evnir og tínar dygdir til at skapa virðir í hesum landinum øh so tað seinast e fara at siga harra formaður tað er eisini hetta við fiskipól øhtað er gott at hava eitt eitt nokk so fast amboð til at til at til at meta tað men men eisini har er sjálvandi ein ávísur minni vinningurn hjá landinum tí at tí at tíbetur er tað so at tær føroysku alufyritøkurnar mangan hava hægri miðalprís enn tann miðalprísurin sum kemur frá frá frispula so har er nakað at arbeiða við og vit fara sjálvandi við opnum sinnu inn at viðgeraeft í vinnunevndini har bjørt samelsen kemur at taka lut sum veit nógv um etta her og eg hopi atvit kunnu fáa nakrar broytingar sum ger tað tú hevur eina eina eina eina sterkari undirtøku fyri slíkum skipanum sum eru komnar í eina knappliga og ein hoyringsreist bær fýra dagar harra landsstýrismaður gjøgnum formannin tað er altso ikki á nakan hátt nóg gott
ja takk so er næstur at røða billisinossen frá miðklossinum ger so væl
tað er uppskot um at broyta stigan sum gjøldini á alivinna verða ásett og líka viðmerking til bæði sjálvt uppskotið tað sum onkur verður frammi við at mann tosar um framíkjarætt mær dámar ikki tað tí tað hevur ikki altíð verið ein framítjárættur at ala alivinnan fór buldrandi á heysin bæði í hálvfemsunum og fyrstu nullunum eingin tosað um ein framíggjarætt tá tað er ongantíð ein framígjarættur at fara á heysin men í dag vil ig siga at allir føroyingar hava í heiminum ein fantastiskan framíhjárætt við at hava so dugnaligar ælarar sum vit hava í føroyum føroyar høvdu ikki verið so fólkaríkar og vit høvdu ikki verið so peningarliga rík um vit ikki høvdu aluvinnuna og tí er tað ein veldig frammíkjarrættur fyri okkum sum samfelag at vit hava eina so blómandi og dugnaliga alivinnu sum vit hava tað er tann frammíkjarrætturin sum eg haldi vit eiga at leggja dent á framí hjá rætturin at ala er fyri sovítt uppstaðin orsakað av myndugleikakrøvum tað bleiv gjørdar ógvuliga strangar og herdar reglur innan alivinna heilt aftur í tvey túsund og trý tá iðið bjarni djurhan var landsstýrismaður sum eitt úrslit av at alivinnan var øll um at koppa og har ásetti mann greiðar reglur um at mann skuldi hava økir sum skuldi hava hvíld ogmann ásetti greiðar reglur um at mann skuldi ansa eftir náttúruni og mann hevði ógvuliga strangt eftirlit við hvussu alivinnan fór við umhvørvinum og tað hevur verið ein veldigur vinningur tað eru fyrst og fremst myndugleikarnir sjálvir sum hava avmarkað atgongdina til alivinna tí tá ið ið eg til dømis sjálvur var alivinnuni síðstu fýrsunum og fyrstu hálvfemsunum tá vóru yvir trýss alarar í føroyum tað var ikki nakrar

alt fór eg á heysin so tað eru myndugleikarnir sjálvir sum hava sagt tvit mugu regulera hetta tað er ikki alivinnan sjálv sum hevur sum so biðið um at tað bara skuldu vera tríggjar alifyritøkur í føroyum men tað eru myndugleikarnir sum hava ásett tað øí dag brúkar mann næstan ikki firðirnar alivinnan fer longur og longur út á út á firðirnar til dømis inni á skálafjørðini var var alivinna fyrr tað er eingin alivinna í dag inni á skálafjørðinum tí kann mann ikki tosa um at gjalda nakað fyri at ala skálafjørðinum tí har er eingin æling tann ælingin sum er í okkara øki hon er heilt úti á undir undir eystnesi og tí er alivinnan hálva vegna á veg út á ikki út á hav men men hon liggur heilt út ímóti streymasjógvi í nógvum førum og tað eru sanniliga stórar avbjóðingar hjá alivinnuni at ala undir so strangum umstøðum vit vita kenna millum annað søguna hjá luna sum hevur roynt at ala vestan fyri vágoynna og vit kenna eisini avbjóðingarnar sum movi hevur havt av at la á sandoynni so eg haldi at vit eiga at virðismeta ómetaliga nógv tað at vit hava eina so dugnaliga alivinnu í føroyum og tað er ein stórur framíhjárrættur at vera føroyingur við eini so blómandi alivinnu eg havi tikið nøkur tøl fram vit livdu í stóran mun fram til árúsundskifti av botnfiski í føroyum av flakavirkis framleiðslu og tí sum kom burturúr har vit høvdu í tvey túsund og tvey eina botnfiskaveiðu á hundrað og fjøruti túsund tons í tvey túsund og einogtjúgu høvdu vit eina botnfiskaveiðu á fimmoghálvtrýss túsund tons og hóast hóast botnfiskaveiða er farin úr nógvum niður í næstan einki í føroyum og hóast tað var tað sum vit livdu av tá so hava vit havt eina kolosala framgongd síðan tvey túsund og tvey í føroyska búskapinum vit høvdu tá í tvey túsund og tvey lønargjaldingar up á einar komma tríggjar milliard í tvey túsund og einogtjúgu høvdu vit lønargjaldingar upp á tvær komma átta milliardir vit hava sjeyogtjúgu túsund løntakarar í føroyum í dag vit hava høvdu tá eina bruttutjóðar úrtøku í tvey túsund og tvey upp á tíggju milliardir og í dag hava vit í tvey túsund og einogtjúgu hava vit eina bruttutjóða úrtøku upp á trýogtjúgu milliardir og per íbúgva svarað tað og tvey tvey hundrað túsund í tvey túsund og einogtjúgu fýra hundrað og einogtretivu túsund krónur og brutstjóar íúrtøku per borgara tað er meiri enn ein tvífalding ígjøgnum hesi árini vissi eg so hugsi um hvat lønin er vaksin hesi árini so er hon vaksin við á leið knappliga hálvtrýss prosentum kanska eini sjeyogfjøruti prosent meðan vøksturin í okkara búskapi er vaksin við meiri enn hundrað prosentum væl meir en hundrað prosentum so vit kunnu spyrja hvar kemur hvaðani kemur hesin vøksturin hesin vøksturin kemur fyrst og fremst frá tveimum tingum tað er frá tí politikkinum sum samgongan frá tvey túsund og ellivu til g fimtan setti í verk og millum annað fór í kríggj við es um at hækka makrelkvotuna og so kemur tað frá aluvinnuni tað eru tey bæði tingini fyrst og fremst sum hava skapt vøksturin ferðavinnan hevur eisini skapt ein nokk so stóran bøkstur í samfelagnum men lat okkum ikki undirmeta hvussu stóran týdning tevur havt at vit hava givið hesum báðum høvuðsvinnunum loyvi til at vaksa við at vit ikki hava verið for ógvuslig at fara eftir pengum við kassað eitt tað er vandamikið at fara eftir pengum við kassað eitt hjá framleiðsluvinnum kann vera vandamikið tí at vit koma at steðga uppgonguni og framgonguni og vøkstrinum við tað at vit taka burturav teirrara vakstrar potensiali vit taka burtur av møguleikuni hjá teimum at gera tungar íløgur og tað krevjast um vit skulu halda fast í vøkstrinum so krevjast ógvuliga ógvuliga tungar íløgur millum annað tæ tær stóru útbúgvingarnar sum alivinnan hevur av landandlekkum eru kolusalt tungar íløgur og tað eru altso í milliardavís av krónum í íløgum sum alivinnan má gera fyri at kunna skapa upp aftur størri vøkstur í samfelagnum upp aftur størri møguleikar fyri fyri hægri størvum og fyri enn betri løntum størvum fyri enn størri vælferð hyggja vit at inntøkum landskassans so vaksa tær og vaksa tær og vaksa tær hvar kemur tann vøksturin frá hann kemur úr tí sama hann kemur frá vøkstrinum í vinnuni og vøksturin í vinnuni skapar eisini vøkstur í fólkatali tí tað er interessant og áhugavert gott at búgva í føroyum tað til trekkir fólk samstundis sum útíðarøkir kring øll norðalond minka inklusið grønlandi so er føroyar eitt undantak føroyar vaksa í fólkatali sjálvt um vit eru ein úthoðari í norðralondum tí at vit hava eitt so fantastiskar framvísið vinnulív og vit sum politisk skipan hava dugað væl at bygt samfelagið út og upp samstundis so vissu vit skulu halda fast í hesari menningini og hesum vøkstrinum so skulu vit ansa væl eftir ikki at vera forgrátir at taka pengar inn í landskassan frá kassa eitt tí tað koma ríkiligt av pengum inn ígjøgnum vanligan skatt gjøgnum avgjøld gjøgnum sekunderaðvinnur vinnur sum hava tilknýti til høvuðsvinnurnar og ígjøgnum kapitalvinnuskatt og sovíðari tað koma ríkiligt av pengum inn í landskassan bara ígjøgnum tann vøksturin sum hesar fyritøkur sleppa at hava tí at vit geva teimum loyvi til tað so latið okkum ansa eftir viðvítjandi hesum uppskotinum so hava vit í miðflokkinum tikið undir við at vit fara varisliga til verka og í haldi at hetta uppskotið er skilagott á tann hátt at grundarlagið nú ikki er ein fastur prísur upp á seksogtretivu krónur men ein prísur sum hvørt ár tekur útgangsstøðið í hvat veruligi framleiðslukostnaðurin er av hvørjum kilo av laksi og so leggur mann tilfeingisgjøldini út frá tí tað haldi eg er skilagott tí at eg alivinnan góðtekur eisini at tá ið prísirnir eru methøgir at hon eisini er við til at gjalda mann sigur at at luta sín veldiga vinning við samfelagið tað hevur alivinnan einki ímóti men mann skal eisini ansa eftir at í tíðum hvar ið prísirnir kanska eru á leið framleiðslukostnaðin kanska eitt sindur hægri at mann ikki fer fóra ógvusliga til verka tí alivinnan má framhaldandi kunna hava stór yvirskot veruleikin er tann at alivinnan ger størri íløgur enn hon hevur yvirskot og tað hevur hon gjørt í fleiri ár á rað so so leingi sum alivinnan er so samfelags mennandi og byggjandi fyri fyri okkara fyri okkara búskap so skulu vit behandlana væl og so skulu vit vera við til at taka lógvatæk saman tí vit vita at landskassin kemur sanniliga at hesta sín stóran part av tí vøkstrunum sum er í vinni takk fyri haraformaður
ja takk fyrieina viðmerking tað er bjarni kárasom petersen ger so væl
takk fyri harra formaður og takk til biljustinussen fyri eina fyri eina fína røðu er í grundini rættiliga samdur við nógvum av tí sum hann sigur øtað er kanska líka hefta her við fram í hjárættindi altso taðtað er rætt at tað hevur verið ein øgiliga stórur vági tá ið mann hevur verið tá mann hevur havt ælivirksemi fyrst í nullunum og tá ið laksasjúkan kom som framvegis teir vera ein stórur vági og nøkur avstaði eftir og hava konsolderað seg og blivin stór og skapt nógv virksemi í í landinum men hetta her við at tú hevur altso tað at hava atgongd til fyrðir sum eingin annar fær atgongd til tað er fram í gjár aftur og tað er nakað sum fyri alifyritøkurnar verða noyddar til at rinda fyri tí at tær rinda fyri eina rentu sum upp stendur av at hava serrættindi til firðirnar tú einkin anað kann brúka tær samstundis sum tey sjálvu gera tað tí er tað rímiligt at seta eitávíst gjald tíviðvíkjandi takk fyri
milljustinusen ger so væl akkvirihar for maður
ja altso tað er eitt sindur vandamikið at tosa um fram í gjárrætt tí at visti tú tekur til dømis hagan og bøndur hvat gjalda bøndur fyri at hava tann fram í gjárætt at ala seyði altso eg sleppi ikki at ala seyð í haganum hjá bóndanum umanfyri glyvrari tí at hann hevur tann hagan hann hevur tann fram í hjár rættin betalir hann nakað sum helst fyri tað eg haldi hann betalir hundrað og trettan krónur um árið í leiðuleiðugjaldi fyri at verða festar har á leið tað er eisini framí hjá rættir tí at tað er bara hann sum sleppur at ala seyð á tí økinum og eingin annar so vissu vit í veruleikanum meina nakað eru prinsipiell og og skulu verða rættvís so skulu vit viðgera bæði øki á sjógvi og øki á landi líka men vit viðgera tað ómetaliga ólíka so vit skulu ansa eftir at brúka orðið fram í hjá ættir tí tað kann eg raka nógv av okkum aftur sum ein bummurang takk fyri
ja takk so er tað næstu røðari sum fær orðið nú er tað bjandi kárasun petersen ger so væl
takk fyri harra formaður vit viðgera eitt uppskot um broytingartøkugjaldunum og tann broytingin stendurst av at mann metir at tað er rætt og rímiligt at taka meira inn frá aluvinnuna og at mann nýtir ein annan loysn sum byggur upp tann kanska heldur óvanliga marknaðarprísin vit hava sæð í nýggjari tíð men sum eisini tekur hædd fyri framleiðslukostnaðin hjá

alifyritøkurnar í føroyum hava ómetaliga stóra tingd í føroyska búskapinum og hava stóran týdning fyri føroyska arbeiðspláss øh og tað er nakað sum evu uppstaðið aftan á at nøkur fólk hava tikið eina stóra risiko g fari í holt við nakað vinnuligt virksemi sum hann ikki visti tá fór at geva gott avkast men nú nógv ár seinni so er tað eini ein rættiliga profetabul vinna og føroyingar útmerka seg ikki bara í føroyum men um allan heim at verða veitarar av til dømis ælilaksi til altjóða marknaðin og tað tað merkir so at tað eru nakrar aktørar í føroyum sum eru ómetaliga stórur sum elva til nógv avleitt virksemi sum elva til nógv arbeiðspláss sum hava týdning fyri føroya land fyri føroyska búskapin og fyri lokal samfeløgini í føroyum so hetta er partar av føroyska vinnulívinum sum hevur ómetaliga stóran týdning fyri samfelagið sum heild øh tá mann hevur eina vanliga fyritøku so fer mann undirvinnulig virksemi við at veita eina tænastu ellaá vøru om mann hevur nakrar kostnaðirnakrir fastir og nakrir variaplir kostnaðir í tí sambandi m mann selur vøruna til ein brúkara og so fær mann ein ávísan vinning fyri tað sama er galdandi í alivinnuni men eg haldi at alivinnan hevur nakrar grundleggjandi øðrvísi fortreytir skilt á tann hátt at tey hava atgongd til nakað felags tilfeingi sum eru firðirnar í føroyum og tað er fram íhjárættur sum mán eigur at rinda eitt ávíst gjald til felagskassan fyri spurningurin er so jamen hvussu tekur mann so hetta her gjaldið inn har haldi eg tað er týdningarmikið at mann finnur ein loyst sum er hevði nær sagt óavhangur hann er óavhanggur hvussu landskassin sær út hann er óavhangur av hvørji politisk prosjektir standa fyri framman og hann er óvhangur av ø øll onnur viðurskiftir annað enn at mann hevur ein rættvísan loysn sum bygvar upp á nøkur prinsippur øh eitt boð upp á eitt prinsipp tað er ein tilfeingisrenta øh men eg eri ikki heilt sannførdur um at tað er rætt at síggja tað upp á tann mátan tá tað kemur til alivinnu eg haldi at tilfeingisrentan er ein góður loysnur til fiskivinnuna men eg loyvi mær ivast í um hon góð til alivinnuna tí at tí at tað snýr seg um altso altso fiskivinnan er veiða og alivinnan er er meira framleiðsla men hetta við at hava atgongd til firðirnar er ein fram ígjár aftur sum hevur eitt virði og tað virðið skal rindast til tann sum oyðufirðirnar og tað eru vit øll í eg haldi í dag at lialivinnan kundi rinda eitt sindur meiri í felagskassan og tí haldi g eisini at tað er gott at tað kemur eitt uppskot um tað øh og eg haldi eisini at uppskotið tekur tey neyðugu atlitini fyri at vinnan kann framhaldandi gera íløgur men at tað almenna eisini fær eitt sindur meira inn í landskassan tað haldi eg er ein ein góður loystur tað sum eg stúri fyri tað er tað at mann fer at tillaga gjøldini alt eftir hvat ið manglar í kistubotninum hjá tí almenna alt eftir hvat fyri øktar rakstrarútreiðslur mann sær fyri sær framtíðini hjá tí almenna og alt eftir hvat fyri íløgu støði tað almenna sær fyri sær tey næstu árini tavil siga at mann fer inn at taka pengar frá alivinnuna fyri at tippa eeitt annað hol í almenn kassunum ella fyri at brúka upp á nakrar íløgur tað haldi eg mann skal ansa væl eftir eg haldi at mann skal hava ein rættvísan loysn sum er óvhangur áv øll hesi tingini altso til dømis kann eg haldi eg sjálvur at fíggjarstýringin hjá hesari samgonguna ikki hevur verið serliga góð tekur mann nú inn soleiðis at úrslitið sær betr út ella tekur mann inn tí at mann nú ætlar at byggja ein suðuroyartunnil ella tekur mann inn tí at mann vil útbúgva fleiri sjúkrarøktarføroyingar námsfrøðingar so framvegis tað haldi eg ikki kann vera ein góð grundgeving grundgevingin má vera at alivinnan betalir fyri privolegi sum tey hava tað haldi eg tann rættvísi loystrin øh og so skal mann sjávandi eisini tryggja sær at ein vinna har tað gongur serstakliga væl ella hevur gingið serstakliga væl tey seinastu tíggju árini at tað lívur a tað heldur fram at at tann framgongdin heldur fram og at mann ikki missir íløguhugin við at blíva ov nógv skattaður til dømis og at mann í kappingarførur í mun til kappingarneytarnar á altjóða marknaðinum tað er sjálvandi eisini sera týdningarmikið øh men eg haldi sjálvur at tá vit taka hesi serligu gjøldini sum ikki eru kapitalvinningsskattur partafelagsskattur og viskattur áv vinningsbýti og so framvegis tá vit taka hesi serserligu gjøldini tavil siga tilfeingisrenta og og tøkugjald so haldi eg at tað átti at verið so at teir pengarnir eru nakrir sum mann ikki kann taka fyri givið nakað sum einn veit ferð at svinga frá ár til ár og tí ikki má fara inn í tann vanliga raksturin hann svingar eisini men hann svingar eisini paralelt við skattainntøkur og og tí sum hann hoyrir har til men vit mugu ansa eftir at vit ikki binda almenna sektorurin for nógv upp í tað at duga nógv upp á tilfeingisrentu og tað duga nógv upp á tøkugjaldið eg haldi at visi mann tekur tøkugjald inn og tekur tilfeingisrentu inn so skulu teir pengarnar í prinsippunum verða brúktir til íløgur sum gagna vinnuna soleiðis at vinna sum betalir hetta gjaldið farin nakað aftur at mann brúkar teir pengarnar at koyra í ein úsein konjukturjavnandi búskapargrunn soleiðis at mann hevur pengarnar tøkir til tá ið tíðirnar blíva verri og at mann annars brúkar tað til íløgur sum eisini gagnnýta vinnulívið til dømis íløgur í infrakervi og grøna orkuskifti ati taka pengarnar inn og býta teir út aftur í lógarbundunum veitingum ella at økja um almenna rakstrarútreiðslu neir alt for nógv sum vit hava gjørt í fleiri ár tí at vit ikki duga at stýra okkum sjálvi tað haldi eg er øgiliga vandamikið tí at tá ið so tøkugjaldið minkar av onkrari orsøk tað kann verða sjúka tað kann verða eitt annað sum hendir á altjóða marknaðinum ella tá ið tilfeingisrentan minkar tí at fiskurin er horvin so mugu vit ikki tippa tað holið við lántøku við skattahækkingar tá ið vit kanska hava brúk fyri júst tað øvuta eina kapital innspræling í samfelagi so nú fór eg kanska eitt sindur í fuglaperspektivi her men men eg haldi bara tað er týdningarmikið at mann hevur ein eitt prinsipp og ein loysn fyri tá mann tekur hesi gjøldini inn hesi her crs um tú vil og at mann eisini brúkar tað rætt øhtað haldi eg er týdningarmikið annars haldi eg at tað er samanumtikið fínt at mann tekur meira inn tað haldi er neyðugt og eg haldi kanska enn tá mann kundi tikið eitt sinur meir øh men hetta her er hetta her er rímiligt tað tað sum eisini er týdningarmikið er sjálvandi at mann ikki fer inna at pylka við hetta her annaðhvørt ár ella fimta hvørt ár men at vinnan veit so eisa nøkulunda yvir á tíggju ára tjúgu ára tíðarskeið hvat hon kemur at rinda til tað almenna soleis at hon kann leggja sítt virksemi til rættis og sínar íløgur til rættis øh tað var tað sum eg hevði at siga í hesum umfari nú fer hetta er at fáa eina nevndarviðgerð har mann kanska blíva ett sindur klókar upp á smálutirnar øh vóni at tann viðgerðin at vit onkusvegna fáa fáa alt á borðið sum er neyðugt fyri at kunna taka støðu til hetta málið takk fyri
ja síðani er tað landsstýrismaðurin magnus rasmussen kjørvág
ja tað er uppskotið til løgtingslóg um broyting í løgslóg um loyvisgjald og alivinnuna sum er til viðgerðar í í morgun fyrst er at siga at føroyska alivinnan hon hevur rættiliga stóran týdning fyri føroyar og føroyska búskap tað er eingi loyni tíð og í tvey túsund og einogtjúgu varð útflutningsvirði fýra ogeing hálv milliard og tað svaraði til fimmogfjøruti prosent av samlaðu útflutninginum og og tað talið verður nokk upp aftur hægri ár bæði í sjónum og prosentum so hetta er á leið helvtina av útflutningsvirðunum sum stavas frá alivinnuni og mær er upplýsti at eini trettan hundrað fólk arbeiða ella løntakarar knýttir av føroysku alivinnuni og simjivirking og tað sum hartil hoyrir so tað er ikki smávegis og so vita vit eisini at tað er nógv avleitt virksemi sum hevur við alingina at gera sum støðan í dag so rindar alivinnan stórar upphæddir hon rindar partafelagsskatt hon rindar eisini vinnuspítisskatt til landshúsarhaldið og so ear taðhetta her loyvisgjaldið sum eisini verðr kallað fyri tøkugjald sum vit viðgera í dag eg hugsaði at siga eit lítið sindur um gongdina í hesum her málinum altso hvussu hvussu tað byrjaði tað byrjaði tíðliga í vár og tá ið tað verðuð sagt at hetta verðið knýtt upp í fíggjarlógina á direkta so so byrjaði hetta langt áðrenn vit fóra at tosa um fíggjarlógin fyri tvey úsun og tveyogtjúgu tað byrjaði í vár har ið tankar komu fram í samgonguni um at tá ið prísurin var óvanligu høgur so átti tað at eg átti alivinnan at rinda nakað meir eg minnist at eg bleiv uppringdur av kringvarpinum spurdi hvat hvat eg segði til hetta her og tá h eg akurát hoyrt at búskaparáðið skuldi koma við einari frágreiðing har ið hetta skuldi viðgerast og var ein partur av einari frágreiðing so eg segði upp á tann mátan at eg fór at líka bíða til til tann frágreiðingin man sigur sá dagsins ljós um mann kundi lesa tað men so fann útav eitt sindur seinni at tað koma eingin frágreiðing sum skuldi handla um hetta og vit umrøddu hetta her eitt sindur í samgonguni og eg tók so ein fund við havbúnaðrarfelagið nokk so tíðliga eg haldi ttað var fyri summarfrítíðina og lyfti á flagg upp og segði at tað eru nakrar tankar um at vit fara at tillaga tøkugjaldið so eg eg kunnaði havbúnaafelagið tá einaferð nær tíðligu summar so kemur løgmansrøgan og har nevni løgmaður ítøkiliga hetta við við tøkugjaldinum at tillaga tað so arbeiði tað ett sindur víðari og so so aftur boð til havbúnaafelagið kanska meira ítøkiliga at vísa tað um hvat vit hava arbeitt við so eg vil siga tað at tað er verið ein sovorð tilgongd har ið vinnan er við og hevur kunnað komið við sínum innputtum til hetta sum vit hava arbeitt við so tá ið tað verður sagt at hoyringstíðin er fýra dagar og tað er alt alt ov stutt so er nokk so nógv sum liggur framman fyri tað ella undantíð fýra dagar er ikki lang tíð tað er ein stutttíð men upplýsingar og annað og og hvat vit ætlaðu tað var teimum væl kunnugt og tá ið mann so fær líkasum ábreiðslur fyri tað so so haldi eg tað e áhugavert at hyggja at í tvey túsund og fimtan altso undanfarna samgonga har var als eingin hoyring tá ið mann broytti tað í tvey túsund og fimtan havbúnaðarfelagið slappa á fund men tað var als eingin hoyring og í tvey túsund og átjan tá varð heldur ikki hoyring so so eg vil siga tað at eg haldi at púra ærliga so hava vit vit gjørt tað betri á á tíð økinum hvussu her tað bleiv nevnt av høgna hoydal um hetta her við við at samstarva um hetta her málið og eg havi samstarva við andstøðuna um nøkur mál og eg hava enntá sagt at at eitt eitt liggur fyri framman sum eitur integratiónslógin og tað tað ber bar ikki til at altso mann hevur ikki tíð og orku til at at fara til allar flokkar um øll mál so hetta her hava vit hildið meira atmann siga inni í samgonguni men tað betýðir ikki tað at mann í nevndini kann arbeiða saman tað skal ikki skiljast á tann mátan at mann ikki vil samstarva um tað yvirhøvur ikki ná málið var so sent til hoyringar og hoyringssvarið liggur liggur við og og tað vevuður verið tíðiliga a víst á hvat havbúnaðarfelagið heldur um hetta havbúnarafelagið er ikki serliga fegin um at vit tillaga hetta her gjaldið men ynskir heldur at tað skal verða skattur av av vinningi og tað hevur havbúnaðarfelagið nokk víst á alla tíðina hetta erikkinakað nýtt hetta er teirra grundhálningur kankann man siga men koma vit so til sjálvt hetta við nýtslugjaldinum so so er tað soleiðisnar ati mnn kann siga at altso eitt er man sigur næstan parantes ein tekniskur spurningur sum hevurv takx at gera sum sum slett ikki verður tikin næstan í betræðning men so erur tað tvey tvey viðurskiftir í hesum her sum sum vit hava hugt uppá og tað er framleiðslukostnaðurin og tað haldi eg er ordiliga gott at vit hava tikið fatt upp á tað og eg haldi at høgni hoydal spurdi um um tað var komið aftaná hoyringssvarið og tað tað vil eg nikkað til altso vit hava tillagað tað eftir tí og vit halda tað er viktigt og tað var eisini í mann sigur í kjakinum ella í umrøðuni hetta at áseta hvat íð framleiðslukostnaðurin er vit vita at tað alt durkar og vit vita eisini tað at ein partur av ælingini fer upp á land og og mann sigur og og tað kanska kosta meir og tí hava vit fingið í hesaer lógina at vit á hvørjum ári skulu seta eini framleiðslukostnað soleiðisnar at vit hava tannum veruliga leiðslukoskostnaðin og so hyggur mann ári frammanundan og hyggur mann í viðmerkingarnar so stendur týðiliga ov greitt hvussu mann ger tað tað er ikki nakar við at onkur singur fingurin um luftina og blasur hus og sigur at nú var hann fjøruti ella nýrhan trýogfjøruti men parametrini standa týðiliga og klár í viðmerkingunum hvat er tað í telovið og hvat er ta í trekkju frá tað haldi er er ordiliga gott men tað ver altíð soleiðisnar at alivinnan kemur atbetala eitt hálvt prosent líkamikið um nú prísurin er niðan fyri tað verið frá mann kann siga tað er eittav soleiðisnær sum eghavði skilt tað og tað hal da vig fast við og hitt er at tá ið prísurin blívur serliga høgur at so taka vit eitt hægri prosent gjald inn og tað hevur verið nokk so nógv tosað um hetta her ati hvat er rímiligt og ikki at fara ov harðliga til verka og finna eina javnvág í hesum tí at vit eiga at vera varin í hesum her og har haldi eg sjálvur vissi eg kann loyva mær at siga tað at vit hava funnið eina vil eg halda eina rímiliga javnvág og eg haldi ikki vit eru farin ógvusliga til verka í hesum onkur ynskir kanska hægrigjald og tað eru eisini tey sum halda tað at tað burdi verið kanskað lægrigjald vit eru so komin mann sigur á hesa leguna hetta kemur so at geva geva vistu vit hugsa landskassanum nakrar krónur og tað haldi er eisini nokk so týðiliga uppsett hvat ð er mann væntar at fáa fyri næsta ár erdaheser fýra góðar fýraoghálvfjerðs milliónirnar meira enn eftir tí gomlu skipanini og so lækka tað árið eftir so kann mann spyrja hví lækka tað árið eftir og tá er tað líkasum forvord prísir man hyggur eitt sindur fram um tíðina og tá er tað ofta varisligt hesi tølini sum standa her eisini hvussu nógv fara vit at taka í føroyum í tveyogtjúgu trýogtjúgu tað er heldur ikki tøl sum eru tikin ov leysum lofti mann veit hvussu nógv er sætt út og tað er útroknangar upp á tað so tað eru tøl sum sum mann kann siga sum eru væl og virðiliga akseptera og ogog tað verður nikkað til til tað so tað tað er nokk eingin ósemja um tað men alt sum hevur við sjógv og annað at gera har eru jú óvissir tað kunnu jú hendra óhapp og tað kann eisini ganga betri enn mann væntar men hatta eru so tær mest ella tær realistisku metingarnar mann kann hava tá mann situr og arbeiðir við slíkum

tað varð tað var spurt til til mín sum landsstýrismann hví hetta endaði í í vinnunevndini og tað tað má eg siga tað havi eg onga ávirkan á tað er løgtingsformaður saman við síni umsiting sum sigur hvar tað fer men eg kann upplýsa at í tvey túsund og fjúrtan ella ellivu og ov fimtan har lá hetta málið í fíggjarmálaráðnum og tá hevur tað farið í fíggjarnevndina men so fluttu mann tað í í vinnumálaráðið í í tvey túsund og átjan tá ið mann gjørdi broytingar og nú aftur í tveyogtjúgu so kemur tað frá vinnumálaráðnum og so er tað løgtingsformaðurin sum so hevur avgjørt hatta fyri vinnunevndina og har og hví tað er altso at tað bleiv flutt í vinnumálaráði tað er tí at vinnumálaráðið hevur í veruleikanum alt við æling og regulering av vinnuni at gera og so hevur mann hildið politiskt av te við skilagott a tí ligiðí vinnumálaráðnum men tað r altso ikki landsstýrismaðurin sum bestemmar hvørja nevnd tað fer ítakk fyri
ja takk her vóru nakrar viðmerkingar jóhannus joensen fyrst ger so væl
takk fyri frú forkvina ja tað sumeg haldi evur týdning tað at alivinan er so týdningarmikið fyri búskapinum í føroyum og tí er tað øgiliga týdningarmikið haldi eg at at tað er stabilur karmar rundan um hesi tøkugjøldini og at mann fær eina eina semju nok so breið í løgtinginum um at hetta er tað vit gera og at hetta verður leisturin framyvir soleiðs at vinna veitkátar fer heldur seg til og vit vita hvat fyri inntøkur vit hava í framtíðini nøkulunda tí vis hatta skal broytast hvørt ár hvørja ferð en nýggj stjøln kemur til í ein ólukkumát í stóran mun so er tað øgiliga ringt hjá vinnuni at fey haldaset til framtíðarátøk á økinum so eg hugsi at tað er gott visi landsmaðurin hevur líkasum loddað típu í øllum flokkum og fingið eina eina breiða semju um hvussu mann skipar viðurskiftini og eg veit at vit í javnaðarflokknum hava hugsað eisini í hesum leysnunum vera kanska eit sindur øðrvísi men men men nakað tað sama sum landsmannin hevu lagt fram takk fyrijatakk

ja takk fyri frú forkvinna ja eg eri samdur vðjanes joensen og tá i hann kemur til hetaher við við at lodda stemningini í øllum flokkum so so nevndig tí mínai røðu at at í ymiskum málum havi eg bæði kunnu tikið ansin a við uppa rá men tað er eisini eieitt sindur avmarkað at mamann kann ikki øllum lutum men tað forðar ikki fyri at mann í nevndini í løgtinginum tekur saman hendur og finnur eina góða loysn ta eri fult við uppá og tá ið tað kemur til hetta her so haldi eg sjálvur at sum eg segði her eru tvey ting í tað er tað at tú hevur líkasum framleiðslukostnaðin intathevur lagt í eina rammu hvussu mann roknar hann út og so tað at mann tillegar gjøldini soleiðsir t tá ið prísurin er serliga høgur at mann betalir nakað eyka tað er tað er har og eg haldi ikki at vit eru farin ógvusliga til verka og eg haldi at hetta er rímiligt og tað ja tað er kanska eitt sindur ein temperamangspurningur summie halda at vit vit burdu tikið nógv meir og sum eg segði summi kanska halda at tað burdi kanska verið kanska minimalt altso takk fyri
ja takk erhard joensen ger so væl forkvinna
ja kersparna mangu navnið verður sagt at her uppskotið hetta verður hevur heitið loyvisgjald á alivinnuna onkur kallar tað tøkugjald onkur sigur hetta partur av tilfeingisræntuni okur sum vera av kommununum okur kallað tað fyri kanska leiðugjald fyri brúksrætt meni hevur landsstýrið hugsað nakað um kommunurnar í sambandi við at mann nú broytir stigan fyri hetta her tøkugjaldið loyvisgjaldið at kommunurnar verða kompenseraðar upp á nakran máta í mun til sjálvt hetta gjaldið vita gott at okur fáa pengar inn frá partafelagsskatti sovíðari men tað er ein vruleiki at nakar kommunur hava altso betýðiligar útreiðslur av at aling er í teirra øki millum annað við tekniskum inspalatiónum til at skaffa nokk av reinum vatni og so víðari men eg haldi at kommunurnar verða ikki altíð kompenseraðir fyrr er taðja
takk magnus rasmussen gerð
takk fyri frú forkvinna sum gamal kommunalpolitikarin so kenni eg væl til akkurát handan problematikkin vit skulu kalla tað so og eg vil siga t tað at hatta er ein ein eitt sindur stórur problematikkur sum eiga at taka sær itt sindur størri høpi tí tað kundi jú eisini verið at mann kanska hækkaði partafelagsskattin hjá hjá kommununum til dømis og eitt annað sum er tað er tað at tað er nakrar kommunur sum hav gjørt veldiga stórar íløgur fyri at at ælingið kann vera har og so fellur kanska mann sigur partafelagskattur har meðan onkur aðrirstersum hann gjørt íløgur ella ella fasilitetir og har fellur ikki so so akkurát tað at tað fellur eitt sindur javnari tað er ein spurningur sum skal takast haldi eg í eitt sindur størri høpi og tað kt akkurát hetta eftir roknistykkini at døma so er tað einar fýra fimm milliónir sum mann sigur kommunurnar tapa í hesum her tí at partafelagsskatturin var saktans lækkar partafelagsskattuin er eitt vinnuspítisskatturin dett júst slett ikki í kommunukassan so so her eru nøkur ting sum eg haldi mann eigur at taka upp í ein itt sindur breiðari høpi at hetta er til kommunurnar takk fyri
ja takk so er tað høgni hoydal eina viðmerking
ja frú forkvina tveir spurningarm landstúrsmannin annað er hetta sum e eg spurdi um í framsøgurøðuni við teiru stuttu hoyringsreistini so komi hóast alt aitt hoyringshoyringssvar frá hábúgnarfelagnum og bleiv bleiv upskotið broytt aftan á tað til hetta við at mann setti tað eitt itt ávíst krónutal oman fyri framleislukosnaðin øh tína einspurningur og hin er viðvíkjandi tað sum vit leggja í læstan dent á í tjóðveldi ta skipanina sum kristina háfoss royndi at fremja og fekk framt at pengarnir fara ikki beinleiðis in á fíggjalógina mat fara umvegis búskapargrund føroya og har rindar mann so eitt ávíst miðalgjald inn til fíggjarlógina fil at ver ein stabilitetur í er tað ein partur av tí arbeiðin tit hava gjørt vð hesum uppskotinum
magnus rasmussen ger so væl
takk fyri frá fólkuna til tað ferðaspurningin so so haldi eg svaraði honum jóhannes men men vit aftan á at hoyringssvarið var tað eisini tikið við og tillagað hetta er við við framleiðslukostnaðin og tá ið tað kemur til hitt við búskapargrunnunum akkurát í hesum føri hava vit ikki havt tað við takk fyri
ja takk so vóru ikki fleiri viðmerkingar næstur at røða er erhard joensen ger so væl
ja til viðgerðar er broyting í lógini um tøkugjald og eg haldi at hetta er eitt gott uppskot sum er komið frá landsstýrismanninum tað sum er best allarbest og sum eisini er ein trygd fyri vinnuna tað er ati mann nú við í lógini ásetir at framleiðslukostnaðurin skal justerast á hvørjum ári okur sum hava verið í alivinnuni okur vita tað at framleiðslukostnaðurin er broyttur rættiliga nógv tey síðstu tíggju árini hann er farin kanska síðsta ári í í eg varð gjørdu roknskap fyri fyri eitt alifelag tá haldi egat okur høvdi ein ein framleiðslukostnað su lá niðri í fyrst í tjúgunum tveyogtjúgu trýogtjúgu krónur nú er verður ásett í hesi lógini at framleiðslukostnaðurin altso er níggjuogtretivu krónur tað vil siga hesi her árini er hann broyttur eini fimtan krónur og galdandi lóg har skal mann rinda aftaná at prísurin marknaðarprísurin fiskipólsprísurin er farin upp um

hetta við soleiðis sum hett her gjaldið er samanskrúvað so betalur mann tøkugjald eftir einum prísinndeksi tað er eitt ein vektaður prísur sum er á altjóða marknaðinum fyri støddirnar trý til seks kilo og okur hava einki annað inndeks enn fiskibol indeksi at halda okkum til tá ð okur skuldu gera ein eina sovorðna lóg sum hesher

tað kann gott vera tað at mann kann vera ov einiður um hvussu skal mann áseta stigan sjálvan hesi stigini er eru ásettur við at tú betalir fimm prosent tá ið prísurin er fimm krónur omanfyri framleiðslukostnaðin men upp til fimtan krónur tað kann mann tað kann man diskutera um er tað er tað rætt skuldi tað verið kanska eitt stig eyka í staganum men generelt sum a man siga tað at við hesari lógini so í forholt til galdandi lóg so kann mann bara fáa meira inn tað eru nøkur sum hava verið uppi her og sagt tað at við hesari við hesi broytingini kundi mann havt fingið minni inn men tað er altso út frá einum heilt skeivum fór ú setningi tað er út frá tí fór á setningi at mann hevði at mann hevur brúkt við verandi skipan ein skeivan ein eina ein ei ein skeivan framleiðslukostnáð í

tað sum liggur til grund fyri at mann kanska ger hetta beint nú tað er sjálvandi tað at mann hevur at okur í summar í vár sóu nakrar prísur sum vóru heilt heilt óvanligur at mann tá hevur ásannað ja tað er kanska for lítið at fáa fimm prosent inn tá ið heimsmarknaður betalir hundrað krónur kilo fyri laks tað vil siga t tá hevur vinnan ein ein eina innkjening perkilo upp á trýss krónur tað og tø ug mann hildið tað at fimm krónur tað var altso for lítið til tað nú sigur mann so so tað at fyri tað tekur mann so tíggju krónur inn tað vil siga at mann fordoblar inntøkurnar tá ið prísirnir eru so høgir sum teir eru og tað var eisini meiningin við tí og sum eg havi skilt á á fleiri av andstøðuflokkunum so var tað kanska serliga javnaðarflokkunum so var tað jú akkurát tað sum mann vildi at tá ið tað var ekstraordinert so skuldi mann hava ekstraordinerar inntøkur meðan tá ið tað var meiri normal viðurskiftir so skuldi mann taka minni inn og tá ið tað var nomatlogulprísur skuldi mann næstan einki taka eg og soleiðis haldi at skipanin skal fungera eg vendi aftur til hettaher sum eg spurdi landsstýrismannin um eg haldi atað er skeivt at at einki av tøkugjaldinum fer inn til kommunurnar tí tað eru nógvar kommunur sum hava stórar útreiðslur av at aling er í økinum millum annað við serliga hetta her við reinum vatni og sovíðari eg haldi at tað er skeivt og tað kunnukur men men tað sum sum landssýrismaðurin sigur tað mugur so taka upp í einum øðrum høpi tað er eisini rætt haldi eg sum nøkur hava víst á at tað at tøkugjaldið og tilfeingisgjøld fara direkta inn í raktirin áv fíggjarlógini er skeivt tað burdi verið soleiðis at mann í hvussu so erð hevði ein lykil soleiðis at mann setti ein part av tí sum mann sum mann segði kann fara fast inn á fíggjarlógina og tað sum so er kemur inn yvir tað at tað fór í ein búskapargrunn ella ein konjuktur javnandi grunn ella mann gjørdi ein lykil fyri tað sum var omanfyri tað haldi eg hevði verið tann rættara loysnin havbúnafelagið siður í sínum hoyrinskrivi at teir vildi heldur eftirlýst ella teir eftirlýsa at mann skattar av vinninginum men tað er jú akkurát tað sum hetta heri er hetta er jú bara av vinninginum og ongum øðrum nú er tíðin tíverri farin so kanska eg kundi tikið orðið aftur seinni takk fyri frúfor
ja takk her eru nakrar viðmerkingar kanska fær røðarin útgreinað okkurt tá fyrst er tað jóhannes joensen ger so væl
tkfyri frú forkvina ja erhard joens koma inn á tað sum eg ætlaði at spyrja um tað heta her við hvat mann ger við pengarnum tá ið tá ið tað er nógv at taka inn tá ið tað gongur væl í alivinnuni og mann fær nógva inntøkur at mann ikkihevur ein leisn at at seta pengar av til síðus móti standa ímóti verri tíðum og eg hugsi at tað eigur mann at gera beinanvegin tá ið mann ger hesa skipanina eg veit at norðmenn hava oljugrunnin sum teir brúka har teyr hava ymiskar skipanir hvussu teir fáa betala inn og hvussu teir kunnu betala út so tað hevur rætt at havt kanska eina grunn búskapargrunnin kanska hava brúkt til at goymt pengar soleiðis at mann hevði nakað standa ímóti í verri tíðini takk fyri
ja takk erhard joensen ger so væl takk fyri
frfrú forkvina takk fyri spurningin johanes joensen o og eg eri okur eru eg haldi púra samdur í í í hasum hari johanes joensen gjøgnum forkvinnuna tað er okur síggja oljugrunnin hvussu hvussu gott hann fungerar nú at hann virkar konjuktur javnandi og teir valdu jú tá ið teir gjørdu tann grunnin teir gjørdu han ikki beinanveg men men teir sóu so við tíðini at at tað var skeivt at allar ær inntøkurnar frá frá oljuvinni fóru direkta út í renslu og tað er skeivt í tí tað tað kann egavskekla aktivitetsvirksemið í altso í landinum og serliga hjá for brúkið tað hjá tí almenna so tí hevði tað verið at fyridrekt at mann í sambandi við hesa her broytingina at mann blívur einið er um breitt politiskt hvussu mann hvussu mannfordeilir akkurát hesa her upphæddina sum kemur inn ikki bara í tøkugjaldinum men eisini í tilfeingisgjaldinum takk fyri
ja takk so er tað edva jacobsen ger so væl
afyri frú forkvinna nakað av tíð sum erhard joensen kom inn á er eisini tað sum mann siti hugt upp á tá mann hugdi uppá hetta uppskotið tað var akkurát hetta her við at við tað tú tekur eitt eitt hægri tal av av úrslitunum hetta júr aftaná skatt so vil tað eisini gera tað at tað verða annaleiðs tøl runt um landið í inntøkumessia og og har vóni eg eisini at mann kann kann hyggja upp á tað í størri høpi tí tí at tað er ikki bara akkurát hesum málinum men tað vísir í nógvum málum sum koma har bløða meira og minni kommunukassar av tí tí partinum og ikki tí tað er kommunukassar mendir taðr íí teimum økjunum at at at vinnan liggur og og tí tí kann tað vera vera óheppin vist at koma fleiri upp á tað men men eg gleði meg at at landsýrsmaðuin sigur at man kann hyggja upp á teg ein størri høpi tað tað vil eg bara taka og undirstrika at at mann at mann átti at gjørt í hesum
ja takk er har joensen ger so væl fyri løngrum
forkvina eg púra samdur við edivi jacobsen og tað var eisini tað sum eg nevndi í í mínari mínari røðu tað er týdningarmikið at okur taka tær kommunurnar við sum hava ekstrordinerar útreiðslur av at hava aling í sínum øki hetta her uppskotið her tað ger tað at kommunurnar fáa eitt sindur minni og tað skal tað skal ikki vera soleiðis at kommunurnar skuldu straffast fyri at mann tekur meir inn tá ið mann tá ið mann broytir eina lóg sum sum hesi her við tøkugjaldinum tá eigur tað at vera soleiðis haldi eg og nú tosi eg kanska eisini sum sum kommunal politikari at mann at mann so til góðar sær komunurnar so ella so tí tað er jú tað er jú bara faktað at at tað er altso úti í kommununum at virksemið fyrigongur og tað eru íløgurnar sum verða gjørdar serliga nú í hesar her kempistjóru smáltstøðirnar tær viðføra tað at kommunurnar eru noyddar til at hava at at veita tað sum skal til fyri at at hesi feløgini kunnu virkatakk fyri
ja takk so er tað høgni hoydal ger so væl
ja frú forkvina tað mest ferð at geva erhard erhard jugense tsindr meira tíð men eg kun bara hugsað mær at tá tá hann huglegi aftur um at her við at samanvera við norska oljugrunnin og tað er var eingin ivi um og vit hava eisini havt altjóða serfrøðingar sum siga tað at høvdu vit í føroyum kunna lagt tilfeingisrentuna bæði á fiskivog alivinnuni í ein búskapargrunn sum líkist í norska oljugrunninum so hevði ann verið minst upp á seg líka stórir sum tann norsku oljugrunnin tað kann man so diskutera hvat tað er men hetta sum vit hava skotið upp við at pengarnir fara fyrst inn í búskapargrunnin og so eru tað miðaltalð sum kan fara út aftur á á fíggjarlógina tekur erard joensen undir við tí og sambandsflokkurin tí at tann skipanin finst altso eg krist húa havt at settihann í gildi n í seinast samgongu og ætla tit at gera tað í hesum førinum
ja takk er at joensen ger so væl takk fyri
frú forkvina eg kann faktiskt ikki svara upp á tan spurningin til høgna hoydal tí eg havi ikki verið við í í viðgerðini av hvussu hetta her uppskotið er er orðað og eg havi heldur ikki hoyrt nakar tankar um hvussu mann skal fordeila esær pengarnar men tað sum eg bara í mínari í mínum altso í mínum høvdi soleiðis um eg hugsi í mínum høvdi tað er tað at altso um tú um tú leggur alt inn á búskapargrunn ella tú koyrir ein part rekta inn á fíggjarlógina viðso leingi mann eini er um hvat tað er sum skal inn í raksturin direkta so er tað fínt tað týdningarmesta tað er tað hvat skal manst tú leggja í henda grunnin sum skal vera sum ein ein konjukturjavning tað er væl tað sum er er avgerandi fyri og bæði tá ið okur tosa um tøkugjald og til tilfeingisrentuna eg haldi at tað er altso grundleggjandi skeivt at alt í báðum tveimum fær tit rekta inn í raksturin eg haldi at tað er ósunt tí tað skapar ein óstabilitet í systeminum og tað vildi verið nógv betur fyri einoghvørja stjørn at hað var altso ein grunnur aftanfyri sum kundi virka kundu uktur íga landi so har eri eg og og ella undirritaði og høgni hoydal púra einigur takk fyri frú forkvinak
næstur at røða er jákop mikkelsen ger so væl
frú forkvinna tað tað er hugaligt at formaðurin tjóðveldið er so rundhondaður at hann reit se upp við einum endamáli og tír at gevast sambandsflokkin meiri tíð men tað er so øllum førum positivt

alivinnan er ein sølskynssøga fyri okkara samfelag alivinnan hevur skapt eina rúgvu av inntøku er millum kanska túsund fimtan hundrað fólk sum arbeiði í alivinnuni og sum vinna til dagli breyð og alivinnan hevur klárað seg heilt ómetaliga væl sjálvandi fyrst og fremst kanska tí at prísirnar verða gløgir

og so tosar mann frá politiskari síðu vit mugu taka mæir pengar frá alivini tí hon fór tjenað so tað er tað hetta uppskotið gongur út uppá einar fýraoghálvfjerðs milliónir tekur mann afturat og alt annað líka kann mann siga at tá ið alivinnan for tjenar s nógv so tola teir eisini tað men tað verður ikk set ikki fortalt fyri føroya fólki at at støðan er ikki tað at alivinnan betalir for lítið alivinnan betalir við tøkugjøldum við partafelagsskatti vinnusbýtisskatti og eisini inntøkuskattið hjá sum fólk arbeiði so plaserar alivinnan hvørt ár nú hesi seinnu árini millum eina heilahálv aðrir milliardir krónur í landskassan tað er tað sum samfelagið fær burturúr hesum her hesari vinnuna eg haldi tað er heilt fantastiskt hyggja vit so fram í tí ella hyggja vit eftir hvat alivingan hevur gjørt síðst nógva árini og so hevu hon gjørt íløgur fyri hundrað tals milliónir eg rokni við at líka nógv sum alivinnan hevur forkent hevur hon gjørt íløgur fyrr kanska meir og alivinnan hevur nakrar visjónir um at vaksa og vaksa og fara longri út av havbygd at fáa meiri inntøkur til tað samfelagið og tað fer at síggjast aftur la í landskassanum í t almenna krossinum og tí er tað øgiliga viktigt at vit hugsa okkum væl um at vit ikki liggja og regulera upp á hvussu nógv ið vinnan skal gjalda bara tí vit ikki klára at halda húsið sjálvur tað almenna húsið tí at vit kunnu skrúva so nógv upp á teir knapparnar at tað beginnur at blíva eitt sindur møtumikið at skula hugsa um at gera tær íløgurnar sum mann annars ætlar og tað kann hugsast at onkur íløga verður útsett og kanska enntá gjørt aðrastaðni og tí eiga vit at vera varin frú forkvina tíðin gongur skjótt so tað er so avmarkað hvat mann fær sagt men eg havi hug at skoyta upp í tað at vit hava ein aðra vinnu í føroyum sum hevur altíð hevur havt sera sera stóran týdning fyrá okkara samfelag tí fiskivinnanog fiskivinnan er í tí støðu at hon betalir enn ov størri part relativt inn í teir almennu kassarnar enn alivinnan og eg havi altíð hildið tað at ein ein alivinna og ein fiskivinna tað hevði verið rímiligt at tað var í øllum førum nøkulunda forhold til hvussu ið mann fór við teimum vinnunum og eg haldi sjálvur at at tann munurin sum er í dag er forstórur tí fari eg heita á landsstýrið um at hyggja eftir um tær kunnu gerast reguleringar sum ger tað at fiskivinnan ikki noydd til at alvera ein so stóran part av tí tí vinningi sum fiskivinna fortenar inn í teir almennu kassarnar tí teir skulu eisini gera íløgur so eg má siga at hóast hetta uppskotið er sett saman sum tað er og at tað er argumentir fyri at tað erat mist rýmligt í tá ið prísurin er øgiliga høgur at at at gjaldið verður eitt sindur hægri so vil eg bara allíkavæl ávara í móti at mann bara heldur at tá ið tað mangla pengar í landskassan so fer mann út til vinnuna og og og gevur tí eina skrúva afturat soleiðis at at mann at pengarnir fossa enn og meira inn vit eiga virkuliga at virðismeta at tey fólkini sum stríðast úti í fyritøkuni fyri at fáa eitt so gott úrslit sum møguligt at tað er demotverandi vissi ein ov stórur partur av tí verða innkasseraður ístaðin fyri at ty fáa høvi til at endurnýggja seg at gera íløgur til meira arbeiði fleiri fólk fáa arbeiði tað gagnar samfelagin takk fyri frú forkvina
ja takk her vóru onkrar viðmerkingar bjarni hammer ger so vælja takk fyri frúfr
orkvinna nei eg eri samdur við jakum mikkelsen í tí at nú hevur samgongan valt at nú fíggjarlógin ikki sær so øgiliga góð út sum mann valt at hækka nøkur gjøld í alivinnuni fór at fáa fíggjardógnum fyrja beturi eftir næst ár tað er eg púra samdur ið honin í mín spurningur er il jakomd mikkelsen men hevur jakud mikkesensa verið við til at snikkað hetta uppskotið saman soleiðis at mann fer eftir nøkrum pengum í alivinnuni fyri at fáa fíggjarlógina at síggja betur íltakk fyri frú forkvinna
ja takk jákun mikkelsen ger so væl
eitt sovorðnt uppskot er sjálvandi sniggað saman av samgonguni og hevur verið til viðgerðar og vit hava havt høvið til at siga okkara hugsan og tað júst tað sama sum eg havi sagt her beint havi eg eisini sagt har sum tað skal sigast at vit eiga at vera ógvuliga varin við at bara taka meira pengar inn tí teir manglau pengar í landskassanunm tað sum ein vinna hevur brúk fyri tað er tryggar karmar og tað hevur hendan samgongan sum nú situr skapt í fiskivinnunu aftan á at tað vórðu blivunir sera ótryggir karmar undir undanfarnu samgongu vit virkuliga hava gjørt tað hugaligt hjá fiskivinnuni at gera íløgur í nýggj skip fyri fleiri hundrað milliónir sum skapar møguleikar fyri meiri inntøkum betri umstøðum hjá manningunum og so víðari tað er vegurin vit eiga at ganga og alivinnan ger stórar stórar íløgur fyri hundrað tals millióni r

frú forkvinna eg i vónað tá ið jákun mikkesen og eisini hevur boðað frá hatrumikkiseltar upp aftur í næsta val at vit kundu fáa eina meira skal eg kalla tað mum eina meira ótrúliga ella sakliga viðgerð av hasum málinum í fiskivinnuni jákun mikkesen endurtekur teir søgurnar sum ikki eru rættar tað gekk kanska best nakan í fiskivinnuni undir undanfarnari samgongu men tað eitt eitt ein munur var at vinrusbýtini vóru ikki so stór og stendur jagund ikesen virkesa nú og sigur tað at at at at fiskivinnan ú hevur sína pilagisku vinna sum sum rinda tilfeingiskjøld er í trupulleikum at vinnusbýtini og inntøkurnar og og vinningurin yvirhøvur eru ikki nóg stórur altso hetta er ein øgiliga øgiliga øgiliga skeivmynd tað raður væl um at fáa hasar inntøkurnar inn so at tað vanliga fólki í føroyum kann fáa ein lætta hjá sær tí tað tað hjálpir øllum vinnum og eg veit at fiskivinnan veit eisini avvitsuma so hetta er ein ein øgiliga undarligur svanastuhongur ella sorgarsongur sum jákum mikeses ven tosa um fiskivinnuna sum bæði undar undanfarnu samgongu og eisini nú hevur hevur ovurstór
ja takk jákun mikkesan ger so væl
frú forkvinna tað er sjón fyri søgn at tá ið høgni hoydal sað sum fiskimálaráðharið við einari uppboðssølu og øllum møguligum ivasomum viðurskiftum innan fyri fiskivinnuna tá steðgaði alt meir ella minni upp eingin tordi at gera einar krónu í íløgum av nøkrumsvaa slag tá ið vit høvdu fingið skapt tryggar karmar aftur í fiskivinnuni fyrst hesi valskeiðini tá fingu reiðaríini móð til at fara at byggja nýggj skip og endurskip endurnýggja flotan tað sum eg havi víst á í samband við tann samlaða partin av tí sum fiskivinnan aliverar av sínum uppskoti er relativ størri enn tað sum alivinnan gevur og eg haldi at tað er ein vist rímiliga tíð at fiskivinnan og alivinnan verða verða behandlaði nokrurlonda eins av av teimum almennu myndugleikunum tað eri eg sigi ikki tað skal vera akkurát men í øllum førum er tað forstórur munur á eftir mínum tinki takkfyri
ja takk næstur at røða er aksel willemson jahanesen ger so væl ja takk fyri
hjfrú forkvina øhtalan er um eitt uppskot frá landstýrismannum o vinnumálunum um um tøkugjald umangera nakrar broytingar og teir fyrstu broytingarnar í tøkugjaldinum tað taka vit undir við tað er soleiðis í dag at mann sigur at lsa við verandi lóggávu at framleiðslukostnaðurin er tveyogtretivu krónur per kilo og tí er tøkugjaldið bara ett hálvt prosent tá tað er tað prísurin fer niðirum tveyogtretivu krónur nú broytir mann ta og sigur at framleiðslukostnaðurin er níggjuogtretivu krónur og tí flytir mann markið upp til níggjuotretivu krónur nær mann kal betala eitt tøkugjald sum hægri en hálvprosent tað halda vit í lagi tí eg ganngi sterkt út frá at tað er rætt at ramleiðslukostnaðurin er hækkaður nakað seinastu árini bæði tíman sjálvandi upp á sjey átta ár evur hatta ein lønarvøkstur og so eru ein stórur inflatión og prísvøkstur í heiminum beint nú tí endamálið er ikki at alivinnan skal skal rinda tá ið tær ikki eru nakrar ekstordiner vinningur men at tann ekstordineri vinningurin sum er har skal ein partur koma í landskassanum øhog vit kunu fegnast um at tað er gingið væl í nógv ár eftir hondini yvirskotin í livinnuni har eru tríggjar fyritøkur á alivinnuni ter hava ligið tey seinastu átta níggju árini millum eina milliard og hálvu aðru milliard hjá alivinnuni og tað ljóðar nú kansni iga tað vit vissu tí árið ikki liðugt enn at yvirskotið í inniverandi árið kanska hjá alivinnuni fer at verða áleið tvær milliardir krónur hjá trimum fyritøkum so tað gongur væl í alivinnuni av nógvum orsøkum fyrst og fremst at tækka teimum sum eru í alivinnuni at tey eru dugnalig bæði tey sum eiga og tey sum arbeiða har tí mann sær tað at tey eru faktiskt heimsmeistarar í at ala tí at prísurin er hægst í heiminum hjá føroysku alifyritøkum men kanska eisini tí at politiska skipanin hevur givið teikum góðar karmar at virka undir ú akkurát etta upskoti her um tøkugjald so verður øgiliga ofta sagt bæði á vinnuni hoyri eg men eisini av fleiri umboð samgonguni at nú skatta vit vinnuna vit skatta vinnuna hart tað er øgiliga stóran týdning at nevna tað fyri tað tað er hetta er ikki ein skattur tá tú rindar skatt so fært tú einki ítøkiliga afturfyri men tú rindar nakað soleiðis at tú fært lut í í felagsskipanum til dømis vist tú sjúkur kanst færa sjúkraviðgerð verður tú sjeyogtrýss ár so fært tú pensjón og hevur tú bil so kanst tú brúka samferðslukervið í føroyum tí tú rindar skatt til samfelagið og ert partur av samfelagnum men í hesum førinum er ta heilt øðrvísi tú fært nakað ítøkiligt attur fyri fyri at betala sum mást tú betala fyri tað sum í føroyum vit kunnu samanlíkna við sms tað er sms er eitt felag sum eigur sølumiðstøðin her uppi so kunnu fólk leiga seg inn av handil harbeint eingin vildi tosa um at tann leiðan er skattur tí tað er tað ikki til leiða tað sama er við alivinnuni tá tey fáa framíi rættil allar firðirnar í føroyum so eru tað ai leiða og sjálvandi skulu tey petala leiði fyri vessi dórin esms segði at tey sleiga seg inn herpeint tey ta ey pøvur iki at hav leiðin tey skulu gera íløgur so tað er lagi ft at seppa ókeypis ella t te hava nógv bíligari leiðir enn hvat mmarknaðarleiðarin er tí at tey skuldu gera íløgur teirra øgiliga stóran týdning so rokni stjórin r koyrdir heim p t standa ndir fót vit so inni her vit umboða føroya fólk oigarin á firinum og tað er nætstan nógv at argumentera fyri at ty mugu iki betala marknaðarprís fyri firðinir tað vil siga mann umboðar ikki eigaranar firinum ikki føroya fólk men mann umboðar nøkur fá sum skulu hava atgongd til firðinir pá tann mátan ger mann tað at nøkur kunnu ríka seg øgiliga nógv upp tey sum eiga alivinnunan og páppa kostini vrá øllum hinum tí um alivinnan ikki rindar marknaðar prísin fyri fyri hvat firðini í føroyum hava hava av virði so merkir tað tað at tey betala minni en tað burdi betalt og øll onnur bæði borgarar og ølt annað vinnulív má betala meir tí snýr tað seg ikki um at taka for nógv heldur taka for lítið tey taka marknaðarvirði á firðinum í føroyum og har hevur búskaparráðið sagt tat tað gongur væl at marknaðarvirðið er nógv størri enn tað sum varða tikin inn og tað er akkurát soleiðis við øllum øðrum vinnulívi tá tað gongur væl so er nógv áhugaðir a leiga prísurin fer upp tá tað gongur illa so er fá áhugaðir at leiga ein fyr ella eitt hølur sum fer prísurin niður tí halda vit í javnaðarflokkinm tá prísurin er høgur so kanhon gott tala meira n etta uppskoti lggur upp til eitt sindur keðiligt uppskot kemur beint nú tí eg veit at búskaparráðið skuldi hava eina ráðstevnu og ena eina eina frágreiðing seinni tá við vað ætlan at koma í ár men hon kemur tíðlia í næsta ár um akkurát hvat er tað rætta tøkugjaldið og tað halda vit í javnaðarfloksinum ta ar týdning at at lurta eftir búskaparráðnum og búskaparfrøðingunum sum eru óheftur í hesum førunum soleiðis at alivinnan ikki rindar for nógv men heldiki for lítið men rindar marknaðarvirði á firðinum og tað ger lílíta sindir eyka tíð tað ger tað at onnur sleppa undan at betala so nógv bæði annað vinnulív og borgaran í føroyum so eitt afturat vór a komin inn á hetta her at at hvíta ikki fær í búskapargrunn altso vit hava eina lóg um búskapargrunn sum sigur tað at allar alt tøkugjald sum er omanfyri hundrað og hávtrýss milliónur krónur skal inni í búskapargrunn so at betalast út aftur nsjey javnsstórur upphæddum yvir sjey ár og tað sama er fyri kaldað fyri tilfeingisgjaldið og tað hevur rættiliga stóran týdning tí at að eru óheppið tá vit vita at at prísurinir kunnu era øgiliga høgir í alivinnuni tá verður tøkugjaldið høgt árin eftir kann prísurin verða bopt og tøkugjaldi lágd og hevur mnn tá koyrt alt út í rakstur so er tað faktist rættiliga vandamikið búskaparpolitikkur tí er tað týdning at að fer inn í búskapar
tá yvir javnt stóra upphædd sum konar út yvir nøkur ár ja takk takk fyri her vóru fleiri viðmerkingar erhard joensen fyrst ger so væl
takk fyri frú forkuna eitt slíkt handilslag nevndi at tey við at framleiðsluprísurin er hekkaður og so so nevnda eina inflationina hon er so akkurát komin nú okur hava sæð ein hekkandi framleiðslukostuna líka frá síðan tvey túsund og tíggju ellivu tólv upp á umleið fimtan krónur tað sæður prísurin á fóðri prísurin á arbeiðskraft kann slett ikki kompensera fyri tí yvirhøvur ikki okur hava sæð at alivinnan í hesum tíðarskeið hevur gjørt voldsamar investeringar til at forbetra biologisku virðiskiftið men allíkavæl er framleiðis til kostnaður hekkaður fimtan krónur per kilo og so sigur akselandur hannesen at okur er heimsmeistari hvussu hongur tað saman at mann er heimsmeistari tá ið mann samstundist tá framleiðst til kostnaðurin hekkar fimtan krónur per kilo í tíggju ár takk fyri
aksel ve johannesen ger so væl
ja tað eg siga hag vit ter v heimsmeistara so hyggja eftir søluprísinum vit hava hæsinskt heimsins hægsta prís tað kann væl vera at mann ikki vera effektiserað nóg væl í rakstrinum men mann ger stórar íløgur tað veit eg og endamálið við íløgunum mann sigur ókey vit sikul tala marknaðarleigir so eg fær t ikki gera íløgur men ger íløgur tí at tað skal betra um raksturin ella øki um framleiðsluna so gevur eitt betri úrslit av pottinum men tá ið landsstýrismaðurin sigur úr uppskotinum at prísurin er níggjuogtretivu krónur eg haldi eisini eg havi hoyrt landsstýrismannin sagt at hann rættan meg meg farið skeivur at tað hevur mann eisini spurt seg fyri hjá landsbankanum tað va tað aftu her rætt so at s kann eggiú frá tað er rætt um at kundi verið lægri tí mann effektiseraði meira tað dugi eg ikki at svara uppá men tað dugir kanska arhard joensen betri at svara uppá enn eg tað fyri
ja takk so er tað edvar jacobsen ger so væltakk
fyri frú forkvinna var ein lítil lítil búskaparligur spurningur nú tá ið javnaðarflokkurin ofta og formaðusjavnðarflokkur tosar um hettaher við alivinnuni so so er tað altíð lagt út sum at tað mann fær s ómindiliga nógv for lítið inn kundi bara hugsað mær at vita at hvat hvar liggur gjaldið sum javnaðarflokkurin vildi setta á vissu javnaðarflokkurin kom við einum slíkum uppskoti sum magnusrasusen kom við vegna samgonguna hvar á leið vildi vildi javnaðarfólk lakt seg á at tikið inn frá alivinnuni undir verandi umstøðum takk fyri frú forkvinna jatak
aksel ve johannesen ger so væl ja takk fyri
altso nú hevur búskaparráðið fleiri ferð a úttala seg um hvat teir halda tøkugjaldið burdu verið javnaðarflokkuin heldur a vit skuldu taka eina leiðu inn fyri firiuna í føroyum sum svarar til marknaðarvirði taka vit ikki tað inn so siga vit tað at allir aðrir føroyingar skulu betala eitt sindur meira a samfelagskøkuni tí at vit ikki hava tey sum sita á firðinum í føroyum hava miliardir yvirskotið betalað sín part rættvísapart tá sum javnðarflokurn r sagt fyrr fyrr í ár faktiskt ta gjaldið sum var tá kundi gott verið dupult so høgt tá prísirinr eru høgir alt annaðbar prísirnir prísirin fara heilt niður har so er í lagi man betalir bara eitt háltprosent men tá prísirnir eru høgir sum tey vóru fyrr um summar so var einki for gjørt tí um man p taldi dupult so nógv um anpitaldi tá og nú fer ái búskaparfrágreiðing og ein ráðstevna um heti her at vera fyrstu komandi árar sm eghav skilt búskaparráðið rætt so fóra at síggja hvat búskaparráðið sigur nú eg og javnaðarfokun helur hon kundu
gott upp sín ógv jaco mikkelsen soleiðis at annað vinnulív og føroyingar kunnu betala minni til felagskassan nú skal eg tað skal vera friður í salinum tað er røðarin sum hevur orðið her eru fleiri viðmerkingar afturat bjarni hammers ger so væl
forkvinna tað er eingin ivi um hvat partar avsamgonguni ynskja tað er tað at nøkur heilt fá skulu hava alt og so vóna at tey skapa nøkra arbeiðspláss til til tey sum ikki hava nakað tað er eingin ivi um at javnaðarflokkurin og anstøvani yskja at tílíkar krónur eiga at fara í ein búskapargrund men hetta her fer tíverri beint í rakstur og elt her fer beint í at pynta upp á eina vánaliga fíggjarlóg veit eisin johannesen visti mann bara heldur tvey stór ting upp móti hvørjum øðrum hvussu nógv millum annað fiskivinnan betalir í tilfeingiskjøldum serliga uppoðsjarvinnan forholdsvís í mun til alivinna uttan at vita tað heilt so er tað ein øgiligur munur ella mismunur á tí feltiman eisini takk fyri frú forkvinnajatakk
johannesen nú havi eg ikki
akkatølini faman fyri mær men men fiskinna betala eit sinur meira íg tilfeinshjaldin alivinna betalið tøkugjaldið og og yvirskotiðhjá alivinni er munandi størri enn hjá fiskivinni øhi eitt sum ikki koma inn á tíðin er knøpp tað er et her nú fer altið landskassan ein partur eigur hvussu at fara í búskapargrunnin teir heldur javnaðarflokkum eisini tað erslettiski órímiligt ein partur av tøkugjaldinum fer eisini til kommunurnar tí at kommunurnar tá vit hækka tøkugjaldið so minkar partafelagsskattrin hjá kommununum og tí vevda hækka tað fleiri ferðirnar og gjørt nógvar aðrar broytingar seinastu árini sum ger tað inntøkurnar hjá komununum minkaat tað ikki heilt órímiligt at kommunurnar fáa fáa ein ávísan part av tøkugjaldnum út til kommunurnar í føroyum

frú forkvina mær hóðaði væl tá ið aksel johannesen undirstrikaði at tað sum tosa um her tað er at rinda ein marknaðarprís fyri leiðina atgongdina at avmarka tilfeingi tað kann leiga okkum øgiliga langt í at fáa semjur í føroyum eisini viðvíkjandi fiskivinnuni og alivinnuni altso tey sum gagnnýta náttúrutilfeingi á ein hvønn hátt við avmarkara atgongd øh og tá iðsel johannesen nevnir tað at eri samdir tí t tað at hetta gjaldiðkundivera hægri tá prísirin eru høgir g egfar ba at spyrja hann um at nú havdi verið ígjøgnum so nógv altso tá vit aftanú hoyra retorikkin til dømis frá jakubi mikkelsen sum í einari tíð har ið framvegis inntøkurnar og tann ekstrornari vinningurin er ovurhøvur bæði í alivinnuni og í fiskivinnuni hvussu formaðurn javnarflokkin su sær tað tá vit samstundis vita tað at at vit sóu bara vinnusbýtini í fjør vóru eg haldi vera tair ein komma átta milliard uttan bankar meðan allir almennir kassar av hall og tað vanliga húsarhallið hevur hall tað er vævæ har vit mugu fara at viðgerajatakk

e eri samdur við høgna hoydal altso tá mann tosar um at at fyritøkur sum fáa ein framíkjárrætt einki ringti teir fyritøkurnasr fáa framíkjárrætt sum hava milliardir yvirskotið ikki kunnu betala meir samstundis sum tey fólkini at nógv fólk í samfelagnm pensjonistar og láglønt og ogsmábatnafamiljur hava trupult at fáa takvir høvdið at trupult at fáa mat á borði tí at al alt durkar so nógv so sigur mann at hesi her ikki kundu etala meir men tað innip vist tay ikki kndu betala meir som mugu hini sum hava lítið faundan betala í staðin fyri onkur skal betala fyri vælferðar tænasturnar øh hetta her við at siga at nakað er ann skattur siga ni skattur um eg leiði frá høgna hoydal og betalið leiðu til høgna so øll samundir leiga men so eg leigari frá tað almenna staðin fyri so er tað framvegis leiðað tað blívur ikki skattur hvussu ofta mann royna at siga hetta er ein skattur janabur tekkur ikki undir við brandskatta vinnuna heldr ikki alivinnuna men hon skal btala eina leiðu sum svarar til marknaðarvirðir hvørki meira eln a minni
jak mikkelsen hevur eina viðmerkingá
aksel jo hannesen prøvar at pakka inn hvat er í veruleikanum javnaðarflokkum meinar við at tosa um at mann skal bera hetta og hatta ogso víðari og at leiðurgjaldi skal betala marknaðarprís ogso víðari hann prøvar at umgangast at fortelja føroya fólki at tað sum hann veruligani ætlar tað at krevja dupult so nógvar pengar inn frá alivinni og eg sigi bara at aksel johannsen er javnarflokr burdu eru glað fyri at vit hava eina alivinnu tí tað kom einki oyra inn vissu eingin alivinna var á hesi firðinum og hvat ið kommununum mann púra gloymir kommunurnar sum eru ein týðandi partur av sum eiga hesar firðirnar og sum hava ábyrgd av at taka upp aftur vissu tað skuldu hent nakað við upptøk so eg haldi at javnaðarflokkurin meinar einki nú sigi javnaðarflokkurin ja vit søgdu hetta fyrr í ár men vit bíða til eina nýggja útmelding fyrr enn búskaparráðið heur sagt sína meining so justerað vit aftur

javnaðarflokun roynar avgjørt nakað javnaðarflokkuin heldur at nvirði av leiðini skal alivinna betala hví heldur jakun mikkelsen tar órímiligt allar aðrar vinnunur sum leiga í føroyum betala marknaðarvirði sa eg royni t orklára fyr jakum mikkelsen og fyri fólkaflokkin sum tað ilt vit forklár vissu onkur sleppur undan at betala sum má onkur annar betala meir øll onnur vinnun í føroyum um at so betala meir øll húsarhald í føroyum mug so betala meir tað heldta halda vit í javnarflokkinum ikki rímiligt vit halda at húsarhaldin í føroyum ikki minst tey sum lítla inntøkun skuldu betala minni og at vit halda tað at vinnulív í føroyum skal als ikki betala meir tað vanliga vinnulívinum men vist mann ikki torir at taka pengarnar heilt rúmiligu pengarnar leiðið frá teimum sum tjena milliardir so er tað trupult at lætta um hjá ør restina av vinnulívinum og hjá húsarhaldin í føroyum har er munurin millum fólkaflokkin og javnaðarflokkin harra jákob mikalsen
ja takk næstur at røða er pállareynatyggu ger so væl páll
har var eitt eitt pappír eftir sum sum undanfarni røðara átti ja eg ætlaði mær ati eg haldi sjálvandi er tað ei ein um hvussu nógvar pengar alivinnan skal rinda í landskassan fyri síni serrættindi sum sum dagsins aktørarfáa og tað er sjálvandi ógvuliga áhugavert eisini relevant í mun til bæði tann vinning sum tær fyritøkurnar fáa burturúr men eisini í mun til tað gagn sum tað almenna kann gera við teimum inntøkunum sum koma burturúr altso tað verður sæ heilsuverk og almannaverk og so framvegis men eg haldi at onkursvegna haldi eg at fokus hjá okum er eitt sindur ov trongt tí tí meðan alt fokusið er á hvussu vit hvussu vit skatta ella ikki skatta ella leggja leiðu á á á firðir og sund so áttu vit at hugsað nógv víðari haldið vit áttu at avgjørt at gjørt eina strategi sum hevur til endamáls at flyta alla æling út av av grunnunum í føroyum út á gypprivatn og harvið eisini fingið økt um volumin av av ælingini í mun til tað sum eg síggi í dag vit vita at tann tættleikin sum hevur verið hevur skapt okkum stórar trupulleikar fyrr við við meginsjúkum innan fyri innan fyri alivinnuna og tað er einkin ivavust í at vandin alla tíðina liggur lúrur fyri at sjúkur aftur kunni taka seg upp tí at vit hava ein rættiliga stóran vit hava rættiliga stóra nøgdir inni á lutfalsliga smáum økjum í føroyum so heldur enn at í dag at brúka so øgiliga nógva orku upp á at klandrast um tað sum er tað sum er í verki í dag og hvussu vit skulu leggja avgjøld ella skattur á tað so haldi at vit áttu havt eina nógv meira miðvísa ekspansiónsstrategi sum miðar ímóti at vit fáa flutt ælingina út á sjógv ella út til havs og og harvið eisini fáa eitt nógv størri woolumi o fáa eina nógv størri enn vit hava í dag tað krevur so at mann frá politiskari síðu serliga frá ministeriellari síður frá landsstýrismansis síðu fer inn í eitt fyrireikandi arbeiði at at at velja eygnaði øki út og eisini at seta tey økini í útboð tí tað er einki ivast í at alivinnan í verani líki dálkar rættiliga nógv hon kann eisini hava stóra ávirkan á uppvakstrarøki hjá ungfiski og so framvegis so so eg trúgvi ikki at tað er ein varandi loysn at vit hava vinnuna í tí líki sum vit havaan í dag har som vit síggja aluringarnar liggja faktiskt heilt inn í klettin og eg sakni tí at at hetta her kjakið liggur á einum eitt sindur øðrvísi støði at vit at vit vit hugsa meira strategik om meira langseti í dag er ein frálík ráðstevna sum tórshavnar kommuna skipa fyri í norðurlandahúsinum sum snýr seg umum orkuframleiðslu og felags fyri fær ta avbjóðingina vit hava tíøkini og i fyri alivinnuna er at at tað merkir at vit mugu onkursvegna velja út økir á okara landgrunni sum eru betri egnaðir ella sum eru egnaðir til bæði til orkuframleiðslu og til matvøruframleiðslu sum eitt nú ælingin er men alt hettar her tað krevur at tú hevur onkrar frantróvnur sum eingilsmenn siga at tað er onkur sum sum tekur stað efettina og siga veist hvat nú mugu vit fara at fyrireika hat tær her vit muga fáa loyvislóggávuna upp á pláss bæði tá tað snýr seg um vindorku men eisini tá tað snýr seg um umm aling tí vit skulu í hvussur í góðari tíð fyribyrgja at tær koma komflyktir á á tí økunum saman og samanhildið tað við ta fiskivágið vit hava í dag á teimum føroysku landleiðanum so so sjálvt um hetta her orðaskiftið sjálvandi er viðkomandi so sakni eg at mann hevur tað størri ella tað longra perspektivið sum sigur at hvussu hvussu fáa vit alivinnuna longur út frá landi og eisini fá økt munandi um volumin soleiðis at vit ikki hava so stórar bardagar um hvørji avgjøldini skula vera tí tað er einki ivast í at tann samlaði semlaða pengarnøgdin vit kunna at fáa inn til tað samlaða føroyska samfelagið kann blíva nógv nógv størri og búskapurin kann vaksa munandi og tað sigi eg til til landsstýrismannin sum í veruleikanum heldur vildu sitja á fólkatingi enn her sambært honnum hsjálvum takk fyri
ja takk næstur at røða er erhard joensen ger so væl takk fyri
frúur forkvina í sambandi við hetta málið so er tað ein ting sum eg gott kundi hugsað mær at at brúkt eini tveir tríggjar minuttir uppá tað er vistu okur hyggja í í ílógar upskotið sum er lagt fram so síggja okur yvirlit yvir framleiðslukostnaðin síða frá sekstan og fram til í dag og vissu okur so fara lítsindra aftur okur fara aftur til kanska ellivu tólv tíggju ellivu tólv so varð framleiðslukostnaðurin upp aftur nógv minni sum eg segði í áðni tað var eg meini hann var tveyogtrýogtjúgu krónur tá eg fór burtur úr aling í tvey tsund og tólv tað er avgerandi fyri hvussu nógv mann fer inn í einum tøkugjaldi hvussu framleiðslukostnaðurin er og tí haldi eg tað er ómetaliga týdningarmikið at politiska skipanin eisini fer at vita hvat er tað sum also hví er framleiðslukostnaðurin hækkaður einir fimtan krónur tey síðstu tíggju tólv árini sí tað eru ein øgiligur munur á hvat tið fer inn í tøkugjaldið visti hann verða ásettur eftir einum framleiðslukostnaði visti framleiðslukostnaðurin er fimmogtjúgu ella hann í níggjuogtretivu og í hesum tíðarskeiðnum eru tað gjørdar stórar íløgur tað vita okur so sjálvandi avskrivingarnar tera verið størri okur vita at fóðurkostnaðurin hann er farin nakað upp prísurin á arbeiðsmegi er farin nakað upp men tað kann slett ikki kompensera fyri hesa økingina sum er eini fimtan krónur tí hevi tað verið sera áhugavert at fingið at vita eisini sum politisk skipan sum skal taka støðu til viðurskiftir sum hava við alivina at gera hví er hvat er tað sum ger altso er tað tann peologiska gongdin er tað ein deyðiligheit er tað sjúka hvat hvat er tað sum ger at prísurin er farin so høgt upp tað haldi eg er hvussu er ein ein týdningarmikil spurningur at seta sær sum politiskskipan okur vita tað at vinnan sjálvt við hesum framleiðslukostnaðurin sjálvt sjálvt um framleiðslukostnaðurin er farin so høgt upp hevur hon allíkavæl havt rættiliga góð avlop og tað og tað er bara tað er bara gott og tað er positivt men taðer eitt sindur bekymrandi tá okur síggja ta talvuna sum liggur við uppskotinum at kostnaðurin fyri at framleiða eitt kilo er altso gongur so skjótt uppeftir tí okur kunnu koma í eina støðu tað verður ikki beint nú t tað vita okur hvar ið framleiðslukostnaður og søluprísir fara at líkjast tá i tað kemur á meira normalur balansi í í marknaðin okur vita at norðmenn eru teir teir øtja økja ikki um sína æling nú so so tað er í hvussu so er sannlíkindin fyri at okur fáa nøkur góð ár afturat í hvussuger hein tvey trý góð ár afturat tey eru absoluttil staðar men tað kann broytast skjótt og tá er okra kappingarføri sum er okra framleiðslukostnaður ein avgerandi parametur fyri hvussu okra aling kemur at klára seg í framtíðini tað var tað harra formaður
takk fyri so er næsti røðari á skránni og tað er edva jacobsen ger so væl
tak fyri harra formaður eg skal ikki stór leingi ett orðaskifti men men tað eru altíð nógvi ting sum koma fram ví einu slíkum orðaskifti og tað eru tað verður kanska tosað nógv um eisini tosa nógv við landsstýrismannin um hetta málið og og at mann hyggur eitt sindur upp á framleiðslu kostinað og mann hyggur inn á hvussu skal mann fyrihalda seg tá ið prísir blíva rættiliga høgir og hvat er og tað sum tað draga seg um sjálvandi tað er at mann hyggur eftir mann tosar um um loyvisgjøldini so nevndu vit eisini um hetta her tá ið mann flytur henda við handan veg so í sambandi við at tú fert inn og tekur meira av einum einum yvirskoti so sjálvandi er tað eisini nakað sum rakar ymiskt tað rakar eisini úti í teimum økjunum har sum kanska ælingin liggur økonomiskt og tað haldi eg mann kann kanska við tíðini umhugsa hvussu er tann fordeilingin og mann kundi kanska líkasum kanna tað í lísindu nærri men men tað sum tað eisini bleiv sagtfrá eitt frá javnaðarflokkinum nú tað er tað at mann tekur so øgiliga nógv for lítið inn hvat er so tað altso hvussu hvussu stórt tal tað haldi ikki eg fekk ikki ella fekk ikki heilt svarð upp á tað mann segði kanska at at tað burdi verið dupult so stórt tað burdi verið taðtað er so nógv ting mann kann seta út ir kortið hvat hvat liggur í tí visti mann koyridi uppá nógvar hundrað milliónir hvat ávirkar tað tí at tað sum eg hugsaði um í áðni sum bleiv sagt tað var tað at mann hendan samgongan hon er ferð við ella hon ger tað á nógvum frontum ta to líka tey fáu men men har kann eg ikki ikki vera samban tann mátan at tað er ómetaliga nógvar familjur sum hava hava líka sum sín daglig dag sína sína inntøku runt alt landið júst av fyritøkum sum hesari og alivinnuni íog og tað tað tí tí er tað tað ógvusliga sum kanska eitt mann hoyrt mest frá formanni í javnaðarflokkinum um tey stóru tølini vit ikki fáa inn tá haldi eg sjálv at vit hava verið eitt sindur samd um at hvar skal mann leggja hetta her tí at og tá er hetta her ikki hetta er at fylgja kostnaðin men mann tekur eisini hædd fyri fyri framleiðskostaðinm í hesum her uppskotinum so so mann mann tekur eisini hædd fyri við seg tað skuldi verið onkur avbjóðing so skal mann ikki gera tað ógvusligt men tað er púra givið at snakkaði mann um fýra fimm hundrað milliónir her og nú so so kom tað so víða hjá hjá onkrari familju sum tað sum eg havi hildið verið nú havi eg persónliga arbeitt innanfyri ælingina trý ár áðrenn eg koma aftur á ting og og tað er tann tryggleikin í tá ið tað er sterkar fyritøkur kenna tað eisini at fera fiskivinna tá i tað er sterkar fyritøkur tá klárar mann nógv meir enn ein sárparafyritøka fólkið hevur havt arbeið mann sigur alt árið sjálvt um mann kanska hevur framleitt við við undirskoti í periotum tí mann hevur megnað tað tí at fyritøkan er sterk og fyritøkan megnar eitt bakkakast eg minnist gott at tann einogfjøri mátti knappliga takast av og vit tosaðu um yvir hundrað milliónir tá tá slóma tegeit lítið sindur at vardað ein sárberfyritøka so steðgaði alt upp við eini einari slíkari hending men av tí at mann hevur fyritøkur sum sum megnað nakað at teir fíggjarlaga klára at at halda halda uppi so so fer ikki altíð knús av eini slíkari hending og fólkið hevði arbeiði bæði tá og beint aftaná og frameftir so tað er eisini eisini nógv og tað er ikki akkurát upp á hetta málið tí har haldi eg at at landsstýrismaðurin í í góðum og tóttum deologi hevur verið og hugt upp á hsum hesi tingini hvat er er rímiligt sjálvandið fer ongantíð nakrar t koyra armarnar upp tá mann skal betala meir soleiðsir taðð er men tá ið mann beginna at tosa um hetta her at at mann er í í lummanum hjá nøkur átann tað tóna lagið haldi er er ikki í ordan og tað og tað vísir bara at og mann bigina at snakka um eina hálvan milliard kanska viðhvørt tað bleiv so ikki sagt her um morgun man ver it sindur meira forsiktur nú at vita at siga akkurát sum hvat mann skald vera upp ímótir men men tegman hvevi ofta snakka um øgiliga stór tøl tá tá lípir ketan hjá mær og tá kann tað gott kostað hjá teimum sum ja sum eru í hesi vinnuni o tey eru ikki so fá so at eg haldi tað liggur á einum einum einum góðum nevo visu eg skal siga tað sum er og tað sum landstýrismaður eisini koma inn á mann kann hyggja upp á vis mann ger fveiri sovorðnir ymisk mál úti í ráðum hvussu raka tað millum land og kommunur eg sovorðið tað kann mann altíð líkasum eftirfylgjandi hyggja eftir altso hvat hvat hevur tað ávirkan tí tað er úti í økinum at mann leggur rammar til so tað skal bera til at hava ta driftina sum sum mann ú einaferð hevur takk fyri harra formaður
ja takk so fær bjarni hammaranum við mær ringisvøvn takk fyri har fór
máður edvar jacobsen vísir á at hon heldur at mann mann ansa eftir mæn ikki tekur for nógv frá eina fyritøku sum kanska hevur tvær milliardir í yvirskoti fyri at fáa framígjáðarrættin til allar firðirnar í føroyum sum okur øll eiga sjálvandi eg skiljingur at vistimann tekur alt alt for nógv so vil tú ávirka allar fyritøkur a mann má held ikki gloyma teg nógvar aðrar fyritøkur sum ongan framígjarrætt at hava yvirhøvur sum sum eisini hava nógv fólk a arbeiði egvil spyrja edvar jacobsen heldur edvar jacobsen ikki at tað er í lagi at vissi kut nakar fáa tríggjar fyritøkur í hesum førinum sum tjena koma at hava eitt yvirskot kanska upp á pluss tvær milliardir tá ið alt er betalt í ár at tað ikki kula betala sín part soleiðis at øll onnur í føroyum fáa tað lættari sum øll tey sum eiga firðinir í føroyum fáa eitt betur lív har sum ter kunna betala eitt sindur størri part av samfelagskapuni hesar tríggjar fyritøkurnar enn at her sku at sleppa nógv bíligari men sum skulu øll onnur sum kanska ikki fáa bæði henta rættin
edva jacobsen
takk fyri harra formaður í í tí primir í vinnuni har hevur tað ofta verið ein nógv størri tryggleiki enn vit gera okkum far um tá ið sterkar fyritøkur hava møguleikar fyri at hava fólk í starvið nokk so permanevnt yvir eitt ár og ikki kanska nakrar fáar mánaðar ella nakrar fáar vikur og so er tað forsárbart so klárar mann ikki og so skul øll hús hata e ett hatta er eitt eitt eitt sum vit viðgera øgiliga lítið ofta hvussu arbeiðir tann hvussu hvussu agera tað arbeiðandi fólkið hjá okkum hevur tað samanhangandi vikur samanhangandi mánaðir tað vit hava eisini tosað tað her tá á mann tosar um nótarflotan men tað evur sanniliga eisini verið tíðir hvar hvar tað stóð mann sigur að tað var ljótt har og og tá bar tað onga inntøku eg haldi tað er tað er týdningarmikið at mann hevur vinnur sum megna at at hava soleiðis eitt sovorðut grundarlag at tað kann argera at fólk kunnu sum ikki eru við við hesum akdemisku útbúgvingum at tey eisini hava ein tryggan arbeiðsdag takk fyri harra formaður
ja takk so er tað magnus rasmussen landsstýrismaður ger so væl
takk fyri harra formaður ja tað tað sýnist sum heitta her orðaskifti er við at kalla hugsaði líka um at tað sum pollareynatitúgvutinmaður nevndin hann hevur góð evni til at at lyfta eitseg eitt sindur og frá og tað er tað er gott hann nevnir um hetta her um tað verður arbeitt við við nøkrum at ælingin fer út á opið hav og sær stórt potensialiu í tí og har er er púra samdur og eg kann bara upplýsa her at tað verður arbeitt við tí og tað er eisini ein ítøkilig umsókn um at sleppa út og opið av men samstundis skal eg siga tað at at alufyritøkurnar í føroyum eru ikki klárar at fara bara í einum stigi út á tá opna havið men tað er meira tað at mann flytur seg frá kanska at vera innarliga av einum fjør ella henarvík fer eitt sindur longur út og so uppaftur longur út tað er meira ein sovorðn mann kann siga ein sovorðin líðandi líðandi gongd at mann fer longur longur út og vit skulu helur ikki minnast til at at tað er sera harðpæligar føroyar so tað skulu nakrar kanningar gerast sog tað tað tað verður gjørt men eg vil bara siga at tað er samskifti ímillum ymiskar partar sum hava við sløkt at gera tað kann vera ella tað er umhvørvisstovan og talr vørnd ogstarvsstovunu og og aðrir myndugleikar og í ráðnum verður samskift um hetta so tað liggur avgjørt ikki stilt vit hyggja fram í tíðina eisini sjálvandi eitt annað sum sum ger seg eisini galdandi í hesum tað er hetta sum verður so ofta nevnt um eina lendisætlan og táhusa vit ofta uppi á landið men tað er sanniliga eisini á havinum kring føroyar altso hvar har sum tað er fiskarí og hvar skulu vit hava æling og tað virður eisini tosað um vindmyllur úti á havi og sovíðari at tað er eitt øgiliga harðliga tiltrongt arbeiði at fingið líkasum teg upp á pláss og og tað verður mansiga ikki einki gjørt við tað heldur men men tað er eitt stór arbeiði so tað tað verður hugt frameftir vit royna at loysa avbjóðingarnar sum eru í dag og ov stutt fyri framman men vit hyggja sanniliga eisini langt fram í tíðina og tað haldi eg eisini vit hava skyldu til takk fyrija
so er tað ein viðmerking er har jóansangin frá takk fyri harra formaður
ja nú skal eg ikki ikki grava sog nógv meira í tí men men eg kundi hugsað mær at at landstýrismaðurin líka hugladdi eitt lítið sindur um hetta her við hví er tað blivið altso hví er kostnaðurin av at ala blivum s sdýri eitt er at okur kappast við aling úr øðrum londunum men okur kappast eisini við grísar kullingar og neyt og annað hvar ið okur ikki síggja hendan her vállsáma vøksturin í framleiðslukostnaðinum og eg haldi at at tað er er bekimrandi at hann hevur flutt seg so nógv tá mann samstundis hevur gjørt øgiliga stórar íløgur til at efektivisera og at fáa betra so haldi eg at at tað er eitt sindur bekimrandi at mann ikki í politisku skipanini veit hvussu hvussu tann yvirskipaði gongdin í vinnuni ertakk fyri
magnus magnus rasmussen ger so væl takk fyri harra
arformaður tað eri eg eg havi ikki efta fullfíggjað svarið men tað er ymymisk vsti sum gera seg galdandi tað atælingin er partvíst flutt upp á land hevur hækkað umhvostingarnar og tað er so stutt fráligið eitt annað sum vit vita tað er tað sum hevur verið við deyðiligheit og við lús sum hevur verið øgt ella økjandi seinastu árini men sum nú sær út til at at vera munandi betri so eg havi rímiliga góðar vónir um at at at tað fer at lækka men tað er veru rættiliga høgt og tí er tað ymisk viðurskifti sum havi gjørt seg galdandi í tí hatta vórðu kanska boða upp á tvey av teimum takk fyri
ja takk fyri so eru tað ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er enda hetta málið verður beint í vinnunevndina til víðari viðgerð ja so fara vit til næsta mál á skránni tað er fyrsta viðgerð av løgtingsmáli nummar tveyogtjúgu tað er uppskot til samtyktar viðvíkjandi at endurskoða landsroyndir og pisaroyndir og vit skulu biðja um framsøgufólk beini johannesen fyri fólkaflokkin johannes joensen fyri javnaðarflokkin edvar jacobsen fyri sambandsflokkin beinta løgu jacobsen fyri tjóðveldi steffan klein poulsen fyri miðflokkin og bjarni kárason petersen fyri framsókn fyrstur at røða er beinur johannesen gerso væl
takk fyri harra formaður tað eri johannes joensen sum lagt hetta uppskot fram um at endurskua skipanin við landsroyndum og pisaroyndum og tað er so sær í dag at landsroyndirnar tað er verða so hildnar í fjórðu sætta flokki í fólkaskúlanum og tei gerast so skúlunum og næmingunum og foreldrum lærarunum ein møguleika at at fáa líkasum innlit í urtøguna hjá næmingunumø í føroyskum støddfrøði náttúru ogtøkni har mann fer líkasum upp í ein roynd og har mann líkasum avbrósin og so eru tað pisaroyndirnar sum eru annaðhvørt ár har ið vit kanska sum oftas samanbera við okkum við onnur lond vit standa í mutu til onnur lond og so eru tað líka sum tað sum uppskotstillarin leggur upp til her beint tað er tað at mann skal endurskoða hesar skipanirnar ella hesar royndirnar hvørtsfólk øh hvat hvat gott gera tar og hvat verða tær brúktar upp á lóggávandi hátt og brúkar mann tær til at endurskoða nakað sum helst við altso tá mann sær úrslitini brúkar mann úrslitini til at hyggja eftir hvat kann mann gera betur hvat gevur hann gott og annað og so eisini nakað sum hann kemur inná her tað er eisini hett her við ati um tær veruliga eru neyðugar eisini fyri børnuini tá man hugsa um hjá teimum og vit tosa ofta um hetta her við at a vit brúka øgiliga nógv hetta he við karakterum øðrum og er tað neyðugt at vit leggja so stórt trýst á og tá tað kemur akkrát til tað so haldi eg sjálvur atkarakterir ella støðumeg tað fyllir nokk so nógv í skúlanum kanska meir enn tað burdi gjørt ella meir enn tað ið veruleikanum ger tí tað tað er ofta tá ið mann gongur úr skúla mann oftani hugsar um hvat støðumetini og annað hvat ið líkasum hvat fyri at at tað betýðir øgiliga nógv fyri framtíðarútlitini hjá sær vera men tað vísir seg so sum sum oftast at táiðmann einaferð eru liðugur við skúlagongdina so er tað so øgiliga nógv onnur ting tá ið ein arbeiðsgevari skal seta arbeiðsfólk ið mann tekur atlit til enn bara karakterir so sjálvandi at tað fyllir nógv tað er kanska teg eri samdur í at tað fylla óneyðuga nógv men so er tað hetta her við at hava royndir og ikki leggja ov nógvar byrðar á børnum og so framvegis har má eisini ger okkum greitt at sjálvandi má mann eisini hava nakað av disiplin og at børn læra eisini sjálvdlplin eisini í skúlunum har ið manti kanska eisini má duga tað at viðhvørt skal man upp til eina próvtøku og mann eisini skal klára at líkasum at sjálvur at at fyrireika seg og at royna at fáa síni bestu úrtøku og royna fáa tað besta burturúr sær sjálvum so at finna líkasum balansuna millum harpont tað er eisini einnakað sum mann má gera so greitt at tað má mann gera og vit eru í løtuni í gongd við at endurskoða fólkaskúlaragina og og tað eigur hetta er eisini ein partur av har ið vit hava umboð úr øllum politisku flokkunum og samstundis umboð rá øllum partin av skúlaverkinum inn yvir og har vit líkasum hyggja eftir hvat kann gerast betur bæði við skúladegi og annað og tað eigur hetta her so eisini kanska hsum ein fartur av so at tá ið hetta her málið fer í mentanarnevndina so haldi eg eisini at tað skal fáa eina góða viðgerð og eisini vt vita líkasum frá landstýrismanninum í hvønn mun hetta her fyllir í tí arbeiðinum so eg haldi tað er hvørfalt gott at uppskotsetarin reisar eftir málið akkurát við royndunum hvussu nógv skulu tær fylla og annað og hvat verður tað endiliga brúktar til tað er hvortaft elga gott og av tað at karakterir fylla øgiliga nógv men tó so mám ann eisini finna eina fína linju har millum so hetta fyri mentanarnevndina og tað skal eg fáa ei eina góða viðgerð frá okkum harpeint takk fyri harra formaður
ja takk jóhannes joensen hav eina viðmerking ger so væløtakk fyri
harar formaður ja orsøkin fyri leggu hetta fram er eisini tí at mann tað hevur ikki gjørt nøkra eftirmeting skipað eftirmeting av hesim skipanini sjálvt um mann segði tað skuldi tað gerast og mann hevur ikki spurt starvsfólkini í skúlanum hvat tey halda um landsroydir í pisaroynd man hava ongantíð verið úti og kanna hvat ið starvsfólki sum virka á økinum halda um hesa skipanina og eg rokni helstrikki við at mann hevur verið úti og spurt foreldur og børn um tað sama so hetta er ein skipan sum er smoygd út yvir høvdið á skúlanum omanfrá og tí haldi tað er upp á tíðina at vit fara yggja eftir skipanini um um hetta er gagnligt fyri føroyska fólkaskúlan takk fyri

áhugvert at sæð akkurat hvat verða tá ið royndirnar hava tá tey hava verið upp úr roynd hvat veða tað so brúktar til ta er eisini verða áhugavert tá vit fara at viðgera hetta málið her í mentanarnevndini at vit kanska eisini fáa lærarafelagsskúlaarfelag og onnur inn líkasum spyrja hvat brúka tit royndinar til og verða tar endiliga brúkt tar til nakað sum helst og eg vænti eisini at her og tað veit ek kanska eisini at millum lærarar so er tað ett sindur ósamt summi brúka royndirnar til na kað sigus hjá kanska hjá øðrunum fylla t ikki líka nógv tay enda kansk kanska uff so absolutt at fáa avarandipartar inn og líkasum hoyra tey ella teirra sjónarmið um mun til hesar royndirnar fylla tær for nógv og verður tær brúktar til nakað gagnligt so tað er absolutt nakað sum a a hyga uppá takk fyri
ja takk so er tað næsti røðari sum fær orðiðjóhannes joensen ger so væl
hetta uppskot til samtyktar um t endurskoða skipanina við landsroyndum og pisaroyndum lagt fram at undirrita og beinanvegin vil eg siga tað at í uppskotnum stendur at at løgtingið heitir á landsstýrið um at endurskoða skipanina við landsroyndum og pisaroyndum ogat leggja fram frágreiðing um hetta fyri tað sum mann vil við hesum uppskotinum tur viðmerkinum kann eg nevna at endamálið við landsroyndnum er at geva skúlan um foreldrum g næmingum og lærarum og myndugleikum innlit í yitøkuna áfakligu yrirtøkuna hjá næminguni í fjórða og sætta flokki í fólkaskúlanum í føroyskum støddsfri náttúrutøkni men samstundis er veruleikin at nógv av okkara børnum hava avbjóðingar við sálarheilsuni ein orsøk kann vera millum annað stór krøv verða set til børnini í dag men anna í sambandi við landsroyndir og pisaroyndir spurningurn er tí um vit brúka pengarnar rætt og um úrslitini í gagna næmingunum tað er eingin ivi um at okkara børn bera kostnaðin av at vet livi í einum avrikssamfelag bíðilistan til sálarfrøðingar vaksa fyrsta stig má verða endurskoðað lands og pisaroyndirnar í fólkaskúlanum tí børnini eru meira enn tøl tay eru samansett menniskju tí heitir uppskotstillaran á landsstýri um at endurskoða lands og pisaroyndirnar og leggja fram frágreiðing um hetta fyri løgtingið eru royndirnar veruliga neyugar verður úrslidni brúkt rætt hvat ger tað við okkara børn at stór krøv verða sett frá barmsbeini av uppskovsstillarin heldur at tað er skeivt at síggja fólkaskúlan sum eina klekingarmaskinu við endamálunum at fáa effektiv vaksin fólk við góðum próvtølum vit vita at vit øll kunnu vera væleydnað hóast vit ikki liftu føroyar upp á eitt høgt pláss á altjóða pisalistanum vit vita at framtíðin kann saktans vera bjørt hóast landsroyndin í fjórða flokkið gekk illa tað kann tó vera eitt stórt tap og avgerandi fyri framtíðina tá tað gongur illa tá próvtín er ikki bleiv sum vænta kann tað seta eitt sálarligt spor og tá hevur samfelagið skyldu at traðka til

tað besta hevði verið um okkara børn komu sniggaleys og glað gjøgnum fólkaskúla tað ber væl til at gera rammurnar betri enn í dag men fyrst mugu vit staðfesta at tað hevur gjørt tað verri at avrikssamfelagið royndir og próvtøl er ein partur av gerandisdagni hjá børnum í fólkaskúlanum vit mugu aftur til kjarnuna og taka byrðarnar av herinum hjá okkara børnum tað burdi verið nóg mikið at vit hava eina fráfaringarroynd í fólkaskúlan og javnar eftirmetingar hvussu tað gongur hjá børnunum vit hava eisini lesiroyndir í byrðjanðarundirvísingini tey stríðast tað síggja vit vit mugu taka tað í álvara og fyribyrgja at fleiri fáa sálarligar avbjóðingar tað kunnu v gera við at flyta avritssamfelagið úr fólkaskúlagnum tí tað hoyrir yvirhøvu ikki heima har talan er um eina ein samansettan trupulleika tað vita vit men at endurskoða lands og pisaroyndirnar kundu verið ein góð byrjan

tá ið vit so tá ið eg so leggi hetta upskoti fram so er tað eisini fyri at fáa eina reaktión upp á hvat skulu vit gera og tað er í nógvum høpum í fólkaskúlanum nú verður lttá ið viðmerkjarar koma upp og viðmerkja fólkaskúlanum so verður lagt alt oalt verður lagt undir eina endurskoðan á fólskalógini men vit vita tað at alt kann ikki koma undir har og eg nú eri í einum arbeiðsbólki og eg veit at hetta málið verður ikki viðgjørt í tí vit vita tað at børnini eru tvunginagang í skúla í níggju ár tey hava ikki biðið um tað tey skulu ganga har tað er skúla skylda í føroyum

vit kunnu eisini resondera at tað er ymiskar orsøkir til hví børn og ung stríðast og nógv hava nevnt talgildi heimurin og tað er sjálvandi eisini ein partur av øllum hesum her alt sum mann skal síggja og liva upp til inni á internetinum og serliga millum ung og ungar gentur serliga men vit vita eisini tað at avrik og eftirlit tað er tað sum meira meira umboðar nógvar sektorar í samfelagnum hjá okkum hetta her við at einstaklingurin verður settur í fokus og kappingin um at vera best og tað vilja vit gjarna eisini skal vera partur av fólkaskúla men tað ynski eg ikki hvar er felagsskapurin hvar er bólkurin hvar er álitið á hvønn annan hvar er tað at vera góður hvønn annan og at hjálpa hvørjum øðrum hvar blívur tað av

sum arbeiðir fyri sálarheilsu í føroyum verður virkin verður saman verður hugbundin lýsir øgiliga væl hvat er tørvurin hjá okkum øllum menniskjum fyri at hava eitt gott lív og har stendur einki um at mann skal hava høga karter tað er nakað sum vit áseta skal afturat og tað er næstan bara tað vit máta í fólkaskúlanum tað er avrit og bara úrslit vit máta ikki persónligar dygdir vit máta ikki samstarv vit máta ikki kreativitet vit máta í høvuðsheitum úrslit summativ úrslit ikki nakað við jú nú mán faran at gera verkætlanir og tað er eini gongd talt eiga at fara tí tá kann mann eisini útmerka seg við at vera samstarvshugaður og duga væl at finna uppá og annað so m a siga tað í dag eru landsroyndir í fyrstu oðrðum nei í í fjórða og sætta flokki men vit hava eisini lesiroyndir við fyrsta øðrum flokki nógvar vit hava fráfrøringarroyndirnar nýggjutígjunda flokki og so hava vatað eisini venjingar bæði í sjeynda flokki áttunda flokki bæði á jólum og páskum og so hava tað eisini innanhýsis testir av og á sum mann ger bara av sær sjálvum í flokkinum so vit hava ríkiligt av testum men so fekk mann hesar landstestirnar omaná tí tað skuldi vera so øgiliga gott at samanbera alt landið og helst samanbera okkum eisini við allan heimin væl vitandi at vit eru ymisk hvar vit búgva í føroyum og vit eru eisini ymisk hvussu londini eru í heiminum eg veit ikki um vit ilja samanbera okkum við japan ella við kina ella onkur annað land men tey hava hvussur heilt aðrar avbjóðingar at stríðast við og tað ganga í skúla kanska í fimtan sekstan tímar um tøgni eg veitki um tit hava eg ynskja eg haldi vit skulu heldur fara hin

so er tað tað at hvussu fyribyrgja vit tað er tað sum vit tosa so øiliga nógv um vit fyribyrgja best við at vit vita tað at ung og børn stríðast við skúlan um oktan angist og annað og tað er ikki nakað sum vit hava kent frá fyrr av tað er komið sjálvandi við tíðini og tað er ongantíð so nógv sum í dag og tí mugu vit gera okkurt og tað ber ikki til at bara at siga at tað tað eru onnur sum hava ábyrgdina fyri tí tað hava vit ábyrdina fyri at skipa soleiðis at skúlin hvussue ikki orsøkin til at børnini líga eg haldi manskal geva børnuum frið barnaskúlin er ikki at universitet har vit klekja smáasdressa av vaksin tey muga loyvi til at mennas sum tey eru handaliga vegin eisini so at kreativiteturin kemur fram í skúlanum vit hugsa alt ov nógv bókligt og tað vita vit men eingin tor at gera nakað við tað eg veit at arbeiðsfólk arbeiðir við tí eg vóni at vit koma á mál við at broyta tey tingini øll skulu bókliga vegin øll skula miðnám og sjálvt um vit mangla arbeiðsmegin allastaðni í dag so skulu vit helst øll lesa leingi helst tjúgu ár ella meir hví kompinerar mann ikki arbeiði og lestur saman sum meinn ger tildømis innan fyri handverkarvinnuna har mann hevur meistaralæru til dømis het tað e nakað eitað er eitt annað øki og eitt annað mál men eg sjálvandi eg klári ikki at koma á alt beint nú men eg komi at taka orðið aftur men her er so nógv ting mann kundi tikið fatt í tá tað kemur til fólkaskúlan og hvussu mann hugsar í fólkaskúlanum eg hugsi at ein ein stórur partur av tí sum vit gera í dag tað er tað vit hava eftirlit við hvørjum øðrum og vit hava øgiliga nógvar søtuppgávur í skúlanum uppgávur summ sum av sita í bólkum og og fundast og hvat mann burdi gjørt men vit hava ikki hava lyndi til at gloyma kjarnauppgávuna og tað gera vit á øllum hesum økjunum tað er eisini á barnagarðsøkinum og á á eldraøkinum g aðrastaðni at vit fukusera ikkip á kjarnauppgávuna í skúlarnur er tað at undirvísa og vera saman við børnum og næmingunum tað verður minni minn í tíð til tað tí alt annað skal framum vit skulu náa førleikakrøv og tað sum hendir við landsroyndina er tað at øgiliga nógvir lærarar teir royna at venja hesar royndirnar sum mann klárar so væl som møguligt tí teir síggja hesar landsroyndirnar sum eina eftirmeting av sær sjálvum og vissu vit ikki klára okkum væl flokkurin hjá mær jamen so eri eg ein vánaligir og tá er tað simpli tað sum eingin m at kalla berði tikin tú hetd úr test taðv se tú duris á testina men alt hitt sum tú ikki dugir ella førur fyri en tað var ikki mátað allíkavæl s tataer ikki tað er lítið viktigt sum vit fáa eitt sindur avskeplaða avskeplaðan skúla haldi eg staðin fyri at hugsa um kjarnauppgávuna styrkja flokslærarleiklutin har man er saman við børnum
og roynir at menna børnini meðan mann lærir so tað at kunna meistra tað sum mann ger tað er óliga viktigt í fólkasílanum og tað gert tú ikki bara við at testa og so má eg so koma inn á seinni harra formaður tað er ruth vangfarin viðmerking
mereti rishákar hevur skrivað bókina av selvbúgvabóðrinum eitt av tí sum eg minnist best úr tí bókini var at hon segði vit fyrigigla okkara børnum og ungum at tey skulu loysa veðurlagskreppur meðan vit forsøma at læra tey at binda lissur nokk so sigandi annars sigur hon í tí bókini hon er rættiliga skeptisk við sínari páhaldinum við at royndir skulu vera orsøk til vánal sálarligu heilsu og hon vísir millum annað at í okkara parti av verðinum verðini eru vit nokk tey sum í allar minst mun hava royndir altso aðrastaðni í heiminum vit vita tað frá umskiftislesandi í amerika tey skulu til roynd stórt sær hvørja viku veit mann egentliga um tað samanhangir ímillum sálarligu heilsu og tað at skula til landsroynd og pisareind takk fyri johannes joensen
hon
takk fyri teir formaður ja til rottan kann eg siga tað at tað eru kanningar sum sum fyrileggja sum siga tað at hevur tú for nógvar testir í skúlanum so vil tað ganga tí við trivnaðin og sálarliga heilsuna hjá næmingunum og tað er mann tað er mann staðfest tað vil ikki at tú fært meira av tí ótrygga tað følir seg ótrygg og trivnaðurin verður ikki saman men tað merkir ikki tað antil ella er altso og hvat er tað vit testa tað er altíð úrslit vit vit testa ikki hvussu samstarvsviljur ein næmingur er til at hvussu hvussu duglan hann er til at kreativitet til kreativitetilnøvnist vit testa jú bara úrslit altso summativ tað vil siga fakta ofta og tað vil siga at at vit testa ikki tann heila næmingin og tað føla øgiliga nógv børn sum rættiliga strævi og tey sum ikki makta og eru ment akkurát sum og vit krevja eisini tað at øll skulu vera best og tað vera vanligur og hava eina vanliga skúlagongd og klára seg vanligt ella ikki so gott tað verður ikki sæð sum nakað nakað gott
ja og so er tað djóni nolsø joensen ger su væl
takfyri harra formaður ja hetta ettstóra áhugavert uppskot sum johannes joensen leggur fyri fram fyri flokkinfyri tingi hetta her við pisaroyndum og og tað at vit kanska hava tað densu til at ja gera við tað testa vit kanska for nógv børn í fólkaskúlan í dag tað er að er so tann tóri spurningurin g sum eisini eini eini viðgerð kanska eisini kemur at vísa hefta her sum johanes joensen r inni á við annað arbeiði hjá læraranum í dag fyllir nógv og tað er síggja vit eisini á øðrum arbeiðsøkjum har tað er mann skal útfylla alt møgulig ting og og sovorið tað dugi eg at síggja sum er nakað sum fer frá sambandum millum lærarar og næminga so tú tekur tíð burtur frá tart kanska e tendensur til tað síggja vit eisini á øðrum økjum og eisni innan fyri eldra øki og korti sínum øhmen heta her alternativur til pisaroyndir hvat er so tað altso skulu vit kanska gera eina leypandi eina vurdering altso at vísa at hvat hvat megnar tú sum menniskja ella hvat ert tú sum næmingur hvar er so góður til altso er tað tann vegin egsin vit skulu í út frá uppskotinum so kanska kanska ú
johannes joensen
tak yhar formaður ja í øllum førum tá ið vit skulu máta næmingarnum sum mugdu hvussu taka heildina av næmingunum at samstarva kreativitet sosialt metu vit empati dannilsi vanligt dannilsu og kreativitetur tað eru kjarnur í menniskjanum altso tað er taðttil dømis var bogi bekk jensen inni á at hann hevði onga serliga góða ein ein ein av gransku ein av sum hvussu er ein av teimum sum komu langt innan fyri lestrina í føroyum at hugflog at finna upp á kreativitet tað verður í alt ov stóran lítlan mun framelskað í í hesum her royndunum og tí tað dragas seg bara um at hava apparat vitan og og visti mann ikki mátar alt menniskja heildina so hava summi ongan kjans tí summi eru fødd við einum góðum viti til úrslit til til paratvitan meðan onnur eru í sær sjálvum hava nógvar aðrar dygdir sum setksk verða móldar í fólkaskúlan og tí skal mann ansa øiliga væl eftir at hesin royndum í hesum testinum at tær ikkiverða gjørdu tað baraupp á ein máta
so er tað næsti røðari fær orðið edvar jacobsen ger so væl
takk fyri harra formaður til viðgerðar hava vit eitt uppskot frá jóans joensen lægningslimið í javnaðarflokkinum til at endskoða skipanina við landsroyndum og pitsaroyndum og løgtingið skal heita á landsstýrið um at endrskoða skipanina og leggja eina frágreiðing fram fyri løgtingið tað er nógv áhugavert í hesum her og tað er nakrir tankar sum eg havi kanska gjørt mær nú hevur tað veri n greitt so nógv um uppskotið sjálvt og so komi eg at hugsa um tá vit tosa um pisaroyndir hvat er tað sum egentiliga ger mistrivnað millum børn mistrivnað í fólkaskúlanum ella tað at tað er so nógv sum hava tað trupult føla avbjóðnarar la avbjóðingar eg rokni tað øgiliga samansett er heilt sikkur fyri tað fyrsta so er tð øgiliga viktigt at mann kann mann kann møta einum at møta børnunum har sum tay eru tað at pisaroynd tað er ein roynd sum er triðja hvørt ár og landsroyndir eru millum fjórða og sætta flokk í fólkaskúlanum er tað tað í sær sjálvum tað kann gera sítt tí tú mátar upp á nøkur menniskjur tomatar upp á nøkur børn men men eg trúgvi tað øgiliga samansett øgiliga nógv onnur ting sum eisini spæla inn nú hava vit nú eftirmeta vit fólkaskúlalógina hvar jóns joensens eisini er er við vegna javnaðarflokkin hvar ið millum annað verður hugt eftir hvussu samansetingin av einum skúladegi í dag eru fakini tey røttu og har har haldi eitt sum er verið áhugavert tað er hvussu sær tað út við teimum kreativu fakunum millum annað raka vit for nógv tann kanska ein smalan ella ein bólk ella vera tað nógv sum vegna tað at mann koyrir tað kreatiteta kreativan langt niður sum mann hevur gjørt eitt sindur av tað eit sindur ymiskt eisini frá skúla til skúla hvussu mann roynir at halda fast upp á tey tey kreativu fakini nógvastaðni har eru kommunurnar inn yvir og koyra fleiri fk líkasum eitsu eitt kvøldskúlatilboð inni í skúlanum líkasum fyri at hjálpa til fíggjarliga tað havi eg gjørte nógv av í í okkara skúla bara fyri at halda nøkur nøkur fak hvar hvar nøkur kreativ fak hava tey lyfta upp men tey rúmast ikki innan fyri kanska skránna hjá fólkaskúlamem so hevur kommunan í sínum í sínum økonomii lagt tað líkasum omaná eg haldi sjálv tá eg hugsi skúla og eg hugsið fyrst koma børnini í dagstovn og so er tað frítíðarskúla illa forskúla og so koma tey í skúla har er tað hettar her at hvussu v hvussu loftaðtí loftað við teimum frá byrjan av tí tað er heilt heilt vist at at mann setur øgiliga stór krøv til børni í dag tað er øgiliga nógv broytt tey síðstu tjúgu tretivu árini hvussu mann hvussu mann ein daglig dagur sær út hjá einum barni tað at tey ganga í skúla og tað er so ófatiliga nógv annað sum vit leggja inn í í programmið hjá hasum børnunum og tað sum jóns joensen eisini kom inni á eisini kemur inn á hesun her hvat máta vit altso tað at barn fær ein ein karakter hvat sigur tað um hetta barnið egentiliga tað er ein lítil støðulýsing men men tað at men so aftur hiniveg at vist mann bara vendir á øllum at siga at mann skal einki gerast so er má sjálvandi ein avbjóðing tí at alt tað sum eitur royndir og tað sum eitur at meta um hvussu mann megnar kanska føroyskt danskt rokning ella hvat tað skal vera tann metingin kemur seinni og tí er tað er tað eisini týdningarmikið at mann heldur fast við at mann má onkursvegna lata børnini í til ein veruleika sum tey sum tey fara at koma til eg havi nevnt onkuntíð í sambandi við røður su eg havi havt tá vit hava tosað um tað námsfrøðiliga økið til dømis tað kemur eitt uppskot aftan á hetta her at mann hugsar tey fakini inn í fólkaskúlan eg haldi sjálv at skúlin ofta aftur veri ð sindur avbjóðingin avbjóðandi hjá kanska níggjuhunda tíggjundatals næmingum at síggja hvat tey kunnu brúkast ná framtíð til vistu tað er ikki eru tungir bókligir skúlar men at mann at mann kanska koyrir breytir inn í skúlan sum líkasum vísir teimum at tað er ein ein ein breiðari verð enn ein akademisk útbúgving tað haldi eg persónliga er øgiliga týdningarmikið tí tað vísir seg ofta at summir næmingar hava avbjóðandi við at føla seg heima í tað sum gongur fyri seg men eitt sum eg gleddist um at síggja í morgun tað er at yrkisútbúgvingar tær standa met tað haldi er eisini r øgiliga gott at tað er so nógv sum fara til yrkisútbúgvingar nú runt allastaðni innan fyri ymisk fak og og eg vildi ynsktat tað kann líkasum eg skilji væl hetta her málið sum jóans joensen kemur við tí hans joensen arbeiðir sum arbeiðir innan fyri øki so hann sær tað líkasum við við sínum eygum hvussu ein dagligt havur inn eg eri sjálv í í einum skúlastýri og er partur av mentanarnevndini í fugla kommunu so at og vit hava nemliga fokus á eitt her sum eg giti at kanska ymiskt hvussu skúlar tað er eisini intersant hvat kommununir gera men vit hava roynt tað sum eg segði akkurt í áðni at hildu upp á nøkur fak sum vit hava koyrt upp í okkara kvøldskúla fyri at leggja tey soleiðis at tey hava kjans at at melda til og tað er eisini fyri at fyri at tey skulu hava eina breiðari viftu av av fakum meni veit ikki um pisaroyndirnar eg haldi sjálv at eg vænti at tað kem eit sindur fram í eftirmetingini sum vit eru í gongd við akkurát nú so eg haldi at onkur av hesum tingunum sum sum kanska løgtingslimurin heitir á landsstýrismaðninum vildi eg sagt vóru í gongd tí at í einari eftirmeting av fólkaskúlalógini kann tað ikki tað mápisa og landsroyndir blívan vil erslat ikki liðug har men hetta verður heilt sikkurt ein partur av tí hvussu hava ella tað vildi eg sagt í øllum førum tá mann fer at eftirmeta fólkaskúlan so at hyggja upp á hvat hvussu ávirkar pisakanningar og hvat hava teir gjørt við skúlan hesi áðrenn tær hava vera otað haldi eg er ein ein eg eri ein púra sikra spurningur sum má koma upp í sambandi við at mann eftireftirmetir fólkaskúlalógina eisini fyri at vita er tað ein annan veg mann skal fara so at hetta verðr hilt signan partur av tí arbeiðinum vildi eg hildu vit eru vit eru ikki ordiliga komin har til men men tað er tað kreativa og og tað at mann men sjáladi tað er avbjóðandi tí at tað ikki alt sum er lætt at fáa rúmast inni í skúlanum tí at mann hevur so nógvar kravdar lærugreinar at at tað er kanska ringt at fáa rúm eisini nógv sum sum skulu hava eina eina hond tí eina serliga hjálp tí skúlin skal rúma rúma øllum næmingum og og tað tað kanst so sjálvandi alt hetta her arbeiðið sum sum er í hesum her uppskotinum hvar skal mann leggja orkuna fyri at fáa næmingar so gott út úr fólkaskúlan sum til ber tað er ein stór avbjóðing hvar skal balansin vera millum tey mann sigur tungu fakini sum e kalla tað og tað kreativu fakin og tað er púra sikkurt at vissu ein næmingur fær møguleika fyri at ganga til kanska eitt kreativt fak sum hann trívist við tá ið næmingur trívist so so lærir hann eisini betri visti et næmingur trívist tað skuldu sletki altíð vera so stór ting sum gera tað at næmingurin trívist men tað kann gott vera ein lítil broyting í í undirvísingini sum kann gera tað men sambandsflokkurin eg sjálv í mentanarnevndini skal geva hesum málinum eina virðiliga viðgerð og vit fara at hava innkallingar sum koma at lýsa hvat hvat gera hettahr landsráðnið og pisarovni í dag so tað men eg haldi at fleiri av hasu her tingunum er sett út í kortið tað má eg siga men eg haldi altíð gott við nevndar arbeiði so fær mann tað lýst um mann kallar inn og fara hoyrt hoyrt tey sum sita við hesum her til dagligt og hava sett út í kortið so tað tað gleðir meg til at fáa ta nevndarviðgerðina av hesum her málinum eisini takk fyri hara formaður
ja takk johan es jovensenn helta viðmerkir ja tað sum eg hoyri
eisini á økinum sum eg kenni eit sindur til tað er at at tá børnini ikki trívast og tá ið mánn føla seg ótryggan jamen so koma strong og tá vilja børnini føla seg ill og læra minni og sjálvandi er avgerandi hvør lærarin er og hansara samband við næmingarnar tað er alt avgerandi fyri um tú lærir ella ikki primert men visu børn ikki føla seg trygg og starvsfólkiði føra seg trygd við skipanir og vist statvelk hava skipanir sumann heldur eru í fleiri førum haldi eg fólk halda at tað er óneyðugt tað sum mann ger í dag að nýtist ikki at gera tað pá hendan mátan og tað ger tað verri fyri børnini og fyri starvsfólkini so haldi eg mann skal endurskoða tað og visti ikki er er nøktandi so skal mann avtaka tað og royna heldur at brúka aðrar mátar til at røkka børnunum og at børnini læra aðrar hættirtakk fyri
edva jakobsen ja
tað er akkurát hat tær og tí eg sigi vit hava sett í gongd ein enskoðan av fólkaskúlalógini hetta hetta er so mikið stórur spurningur bæði teg við landsroyndum og pisaroyndum at tað kann ikki annað ein blíva ein partur av tí endskoðan vit kunnu ikki koma uttan um at tosa um eitt her sum ein part tí tað kann ikki verða fyri lærarin skyld fyri næmingarnir skyld færi skúla eina skyld kunnu vit ikki gera ting sum eru ógrundaði tí tað fyllir tað fyll hjá næminginum og tað kanska bukkar undir hjá nøkrum næmingum tanska stykkin gott tommer hugsað mær at sæð tí tí at leggur tað sálarligt trýst ja so er tað heldur ikki gott men men hvat er tað tað samlaði pakkin sum ger at tað er so sálarliga avbjóðandi at vera ein partur av henum skúlasystemi og og at at vera ungur vera barn og tað tað kann eg ikki koma uttan um at jens a rana lastrímøðrin er sett tað í verk eina eftirmeting og er vís í at hetta má og skal blíva partur av tí su man sær um hvussu er hetta til framtíðina og og allir teir spurningar rundan um hær takk fyri formaður
næsti røðari beint á løgið ker so væl
til viðgerðar er uppskot til samtyktar um at endurskipa endurskoða skipanina við landsroyndum og pisaroyndum og tað er jóhannes joensen løgtingsmaður fyri javnaðarflokkinm hevur lagt uppskotið fram í viðmerkingunum til uppskotið spyr uppskotsetarin um royndirnar veruliga eru neyðugar og um úrslitini verða brúkt rætt eisini spyr uppskotssetarin hvat ger tað við okkara børn av stór krøv verða sett frá barnsbeinum og eri púra samd við uppskotsetaranum tí eg haldi at vit eiga at seta okkum spurningin hvat endamálið er við øllum hesum her royndunum her fáa næmingarnir nakað burturúr eg havi tosað við lærarar sum siga at teir ikki vita um ella tey ikki vita um tey undirvísa ímóti einir piisaroynd einari landsroynd ella onkrum heilt øðrum og harra formaður ein næmingur kann vera sera dugnaligur hóast hann ella hon ikki klára seg so øgiliga væl til pisa ella tila eina landsroynd tey kunnu hava laðrar eginleikarar sum als ikki eru fevndir av hesum royndum eg las í fjølmiðlunum í dag at metnógv eru farin í lari sum handverkar kanska er tað onkur teirra sum kanska ikki vi lára seg so øgiliga væl til eina pisaroynd men hin vegin soa tey duga tey væla at arbeiða upp á motorar ella at seta ein vegg upp ella hvat tað skal vera kanska onkrur av teimum kanska eisini eru kreativur dugir væl at mála seyma tónleik ella okkurt heilt annað handaligt sum kanska ikki kemur fram í einari pisaroynd ella einari landsroynd ella øðrum harra formaður eg haldi at tørvur er á at endurskoða allan fólkaskúlan sum hann er eg haldi at tað er umráðandi at fólkaskúlin tekur útgangsstøði í næmingunum tí eingin næmingur er líka og so haldi eg eisini at støddin á flokkunum í fólkaskúlanum eigur at verða minkað tí eg haldi alt ov nógv at taðeru fýraogtjúgu næmingar í einum flokki og í ávísum førum sjeyogtjúgu eg haldi hetta talið tað kund verður lækkað munandi so kunnu vig siga at ja tað kostar nógvar pengar her og nú men vit kunnu eisini hyggja hin vegin og siga at tað kostar eisini rættiliga nógv um vit ikki gera okkurt so fer tað at kosta okkum í framtíðini tí tað eru so nógvir næmingar kanska sum detta niður millum tí tað er rættiliga torført hjá einum lærara at røkka øllum næmingum um tað eru fýraogtjúgu næmingar ella sjeyogtjúgu í einum flokki og tí slepst ikki undan at tað eru næmingar sum dettar nir millum og tann ábyrgdin hon hvílir á okkum her í politisku skipanini tí tað hevur vit sum játta fíggingina so harra formaður eg taki undir við hesum uppskotinum tí eg haldi at stundin er komin at endurskoða hesar royndirnar og lat meg gera púra greitt fólkaskúlin má vera til fyri næmingin og fólkaskúlin má taka útgangsstøði í tí einstaka næminginum latið børnini vera børn lati tey ungu vera ung tí tey fáa nógva at hugsa um tá tey gerast vaksin takk fyri harra formaður

beint løgu í hennara talu at mann skal lata børnini vera børn um hvør ung og taka tað harfrá tað eru í alt ov stóran mun sum beint eisini kemur fram á at tað verður smákt ting nivir høvdið á skúlanum og næmingum sum tey ikki hava biðið um og sum ikki til gags fyri hvørki skúla til næmingum ella starvsfólkskúlanum og tað er sjávandi fleiri onnur ting enn landsroyndir og pisaroyndir mannskal ensku í fólkaskúlanum tí hann skal har skal posin ristast umaftur eru púra samdur í og har eru nógv onnur ting sum vit taka fram kreativitet næmingaleyga undirvísing har tað kemur til at tú hevur tvílærarskipanir og næmingatalið íhvørjum flokki so framvegis og skúladagurin sjálvandi har eru nógv onnur ting sum eisini verða endurskoðaðir nú sum mann má hyggja uppá takkfyri
ja takk fyri
er samd við johannes joensen og hetta er uppskotið har johannes joensen er jú ein byrjan haldi eg og so kundu vit taka tað og fara víðari harfrá soleiðis at vit kunnu endurskoða allan fólkaskúlan eg veit gott vit eru sjálv við einum parti av einum fylgibólki har tað verður arbeitt við tí eg vóni sjálvandi at tað røkkur á mál tí fólkaskúlin hann má taka ígangsstøgnastøði í næminginum takk fyri
næsti røðari er steffan klein polsen ger so væl
johansjoensen hevur eitt uppskot her um at uppskot til samtyktar um at endurskoða skipanina í landsroyndum og pisaroyndum

landsroyndirnar eru í fjórða og sætta flokki og pisakanningarnar eru triðja hvørt ár í níggjunda flokki missi eg havi skilt tað rætt so akkurát hesar royndirnar sum eru upp á talið har eru ikki so ræðiliga nógvar í tali men tað sum uppskotsstillarin ger er at hann knýtir hesar royndirnar her ella vísir á beinleiðis samanhangin millum próvtøkur og og tað og tað fokus á tað og millum sálarheilsu fyri at lesa eina reler ella tvær úr uppskotinum sum stendur at bíðilistarnir til sálarfrøðingar bara at vaksa fyrsta stig má vera at endurskoða lands og pisaroyndirnar í fólkaskúlanum tí børnini eru meira enn tøl tað eru samansett menniskju og møguliga hetta kann vera ein partur av forkláringini men eg havi hug at seta spurninginum um tað er er tað nú so einfalt altso vit hava øll meira ella minni vera ígjøgnum hesar próvtøkurnar og próvtøkurnar eru nervapyrrandi men at tær hava ført til ringa sálarheilsu øhloyvi eg mær ivast í eg haldi í øllu førum er nokk so smalt at byggja tað upp á tað tí at eg haldi ta eri so ræðuliga ræðuliga nógv onnur ting ungdómurin skal fyri at halda seg til í dag og tí eri púra samdurvið etvur jacobsen sigur tað hetta er samansett hetta er hetta er samansett og tí er tað øgiliga ringt at at peika á akkurát hvat tað er og vit hava øll okkara boð up á tað og tað komi eg meir inn á men áðrenn tað so so havi eg eisini hug at nevna hendan arbeiðsbólkin sum fleiri og har jjohanes joensen eisini er við í har havi millum annað viðgjørt hetta her við at skúladagarnir eru ov langir eg eg trúgvi eg trúgvi sanniliga tað spæl er inn og so innihaldið í í fólkaskúlanum og har eri púra samdur í at at tað upá nógvar mátar er øgiliga bókligt sjálvt um eg persónliga eri ein sum høv havi klárað meg væl bókliga og og og enn gangi í skúla og eog fái mær mína útbúgving so so so so nívir tað meg at síggja allar teir sum sum duga øgiliga væl at arbeiða hendunum men men onkursvegna vera trýst ræðliga nógv tann bókliga vegin tí at tí at skipanin og systemið hjá okkum leggur upp til tað ogtað er ikki rætt vit oygja ikki at leggja upp til eina ávísa leið tí at tí at vit hava vit hava brúk fyri øllum vit hava brúk fyri fólk sum ja sitroynd teldu á arbeiða í høvdinum mest sanniliga eisini teimum sum arbeiða vi hendunum og í tí kreativa men tá tað kemur til spurningin um pisa og og landsroyndir saldur upplagt tá alt hetta er sagt at vit taka tað upp har vit taka tað upp í arbeiðsbólkinum eisini tí at í tí arbeiðsbólkinum hava vit faktiskt meir ella minni allar vinklar umboðaðar alt fra foreldra einir yriforeldrini og so allar øll tey løg sum eru rundan um fólkaskúlan og allar tær funktiónir øll tey eru umboðaði og tí hevta er upplagt at tiki st upp har og g haldi vit hava veri eitt sindur inni á tí men tað er tað er øgiliga gott forðum til at akkurát viðgera hetta men sum sagt tá vit tosa um sálarheilsu so haldi eg bara at hetta er ja hetta er kanska eitt boð av rættiliga nógvum boðum t vit hoyrast so ræðuliga nógv um etthr so seint sum í morgun so so tendrað e fyri útvarpinum eina løtu so hoyrdi eg eg góða morgunføryum at tey tosa júst um hetta sálarheilsu øhog og tað er øgiliga nógv fokus í dag og har har tosa tey millum annað um um hetta skifti altso hetta skifti frá ja frá tí heimliga frá at vera at mann ugvaks upp saman við hem foreldrum og í heiminum til at mann nú veksur upp á einum stovni tað er eitt øgiliga ógvusligt skifti taðer eitt øgilia ógvusligt skifti øh sum vit mugu taka við í í tá vit tosa um sálarheilsu og

øh og o eg haldi at tað er tað er ein tað r ein kempi avbjóðing ella tt sindur hugstótt at síggja oftani átta nýggju tíggju ára goml børn renna runt við einari smartefon og at og at hugsa um at hesi børnini hava akkurát somu atgongd sum eg sum ein vaksin persónur til alt tað sum liggur á internetinum ø og men vistu vit taka teir sosialu miðlarnir so so tað glansbílátuð sum mann oftani speglar seg sjálvan í taðkann taðer tað er ikki sunt

har koma tað aftur inn á próvtølini og og og tann samfelags forvantingin sum kanska onkursvegna ungdómurin tekur á seg er eisini ein faktorur og og fyri at nevna eitt afturat frú forkvinna so haldi eg at hetta við við góðum vanum tann ella tann persónliga ábyrgdin má ikki gloymast í øllum hesim her og har haldi eg at boðskapurin hjá abc sálarheilsu er øgiliga góður og einfaldur ver virkin ver saman verður hugbundin tí at tað er eisini okkara persónliga ábyrgd faktiskt at røkja okkara sálarheilsu at vit at vit knýta okkum til ein sosialan felagsskap at vit koma saman við øðrum at vit ja at vit fortjúpa okkum í í tingunum og og og og hvat tað skuldi verið og og ikki minst vera virkin a at vit røra okkum og ja tað kan va altíð fara fara innántúr á fótbólti til seriøsan e liti ítrótt altso at at mannat mann rørir seg eisini og og bara fari at taka hett her við og vísa á at tann persónliga ábyrgdin hon má hon má ikki skúvast til viks í øllum hesum er prátinum um sálarheilsu ar vit royna at royna at peika hetta og hatta

og til allarseinast og tað tað skuldu ikki yvirvaskað nakran hetta eisini nakað sum vit bóru fram til tað valstríðið sum netupp er verur og tað er at altso hvat hvat grundarlag byggja vit á vit hava havt nakrar fastar rammur tryggar og góðar rammur í langa tíð og vit síggja hvussu tað spakuligani byrja at flóta í føroyum og síggja sanniliga hvussu tað flýtur í nógvum londum rundanum okkum har mann í dag ikki kann definera spurningin hvat er ein kvinna hvat er ein ein kona ha og tað sigur nakað um tað uppgerð sum fleiri vilja hava við við rammurnar rundan um okkum og eitt fyribrigdi sum mann javnan hoyrir meiri í mun til ein felagsskap sum sum sanniga vil bróta rammur og ínan fyri tað økið tað er gendher disforia kónsdisfori kalla danir tað altso stríði ímillum sínt identitet og sítt diologiska kyn tað r tað er eisini ein vaksandi trupulleiki millum ungdómir sum sum koma í hendan bólkin

og og har sigur mann bara at hesi ella ein parturi siga at si at ungdómur skal hava frælsi til at verja velja og og og heldur tað er loysnin uppá hetta he men eg halditað er ein forferdilig støða at koma í har mann har mann stríðir so nógv við síni identitet

hesari prosessuni var at karabell enda við at sak søkja statin fyri manglandi mótspæl fyri at bara lata seg fara ígjøgnum hetta her fyri at siga at vit hav ikki brúk fyri rammun bara lata at flóta og og vann sækina tí at hon fekk ikki tað mótspælið sum hon hevði brúk fyri í hesari prosessuni hog so vild enda við einum afturat og tað er altso fyri at koma aftur til internetið internetið er púra órekulerað internetið er víðopið ungdómurin sær nógv nær svitær tey síggja harðskap og ikki mísøll tey negativu tíðindini um um kríggj og og og hvat tað so er

ein kempiavbjóðing og har haldi eg fyrst og fremst at foreldur hava ábyrgd av at at verja síni børn men eg haldi eisini at vit sum land eiga at at at regulera tað sum regulerast kann fyri at seta forðingar upp fyri øllum tí ónærisliga sum børn kunnu koma framat a er so ræðiliga stórt evni frú forkvina og tá ið uppskotstillarin knýtir pisa og landsroyndir til sálarheilsu sum eg haldi er eitt so ræðuliga samansett uppskot so so má eg taka oog nært av øll hini økini og tað er tað er hopleyst at koma í tjúpna øllum men men eg
tsólarheilsan rinbara orsakað av hesum royndinum fyri fór orakuna ja takk her vóru nakrar viðmerkingar jóhannels joensen ger so væl takk fyri fyri for
forkvinna ja nú plaiv evnið nakað heilt annað vit hava landsroynd til viðgerðar og pisaroyndir og ikki alt møguligt annað tá ið stefan klein poulsen sigur tað at hetta er svarið upp á at at mann kemur sálarliga avbjóðingr til lívs millum børn og ung so passar tað ikki so ikki tað hetta uppskotið legur upp til men hetta kann leggja stein um ona byrðu hjá ungum og børnum tá ið tey sum stríðast nógv annað frammanundan og talgildi heimurin er sjálvandi ein ein stór orsøk til at børn og ung stríðast við tí sum fyrigongur har men vit kunnu eisini gera okkara og tá ið eg haldi at fólkaskúlin leggur upp til at vit leggja óneyðugt trýst á sum ikki er neyðugt so meini eg at vitmann skal rópa versgóg og royna at fáa broytt níglur ting ja takk
so er tað steffanglan poulsen gerso
frú forkvina eg fari at lesa ta somu strofuna sum eg las í javni úr uppskotinum bíðilistarnir til sálarfrøðingar bara vaksa fyrsta stig fyrsta stig má vera at endurskoða lands og pisaroyndir og ja vit eg veit við viðgerða lands og pisaroyndirnar men tá mann sigur at ungdómurin hevur ringa sálarheilsu og tað allarfyrsta vit mugu gera tað er fara eftir pisa og landsroyndum so hoppar ketan hjá mær av so royni eg at lýsa at vísa á her er so so so nógv annað sum vit kunnu fara grav í og og vit um um hetta ikki kanska er nakrar av forkláringuni upp á hví ungdómurin stríðist og og stríðist í sínari sál og og stendur í einum kampi nógv av teimum sum fara gjøgnum pompersitetin og og og hvat veit eg tað tað er ikki so svart hvítt og eg haldi tað er so ræðiliga smalt at siga at pisa og landsroyndirnar har vit skulu byrja har eri eg bara ósamdur sjálvtum eg haldi eg eisini vog
kum við gera tað ja takk so er tað edva jacobsen ger so væl
takk fyri fólkmenna ja tað var nøkur av ting sum stefan kloppolsøvar kom inn at komið sjálv inn á mínari røðu at tað er metiliga samansett og tað er ein pisareind sum er triðja hvørt ár og so landsroynd millum tveir í tveimum flokkunum er tað svarið og tá ið vit nú eru í holt við at endurskoða fólkasklubbuna so so haldi eg sjálv at í fólkaskúla endurskum har kemur pis og landsstøður at vera ein partur av tí tað er so grundleggjandi innanfyri tá mann tosar skúlaøki men tað er eisini óvart at hoyra sær sendingin í morgun hvussu samansett alt er blivið í dag og hvussu og tað er í dag so vit máta fyrihalda okkum til tað sum er í dag men men tað er øgiliga turbulent at vera børn í dag og tað er eisini tí at øll hann samansetta familjan tey vaksnu hava eisini eitt øgiliga strengt programmi í dag sum mann slekki hoyrdi um fyrr við øllum møguligum sum mann skal mann sigur øll skulu realisera seg sjálvan upp á ein ella annan
ja takk so er tað steffan klein poulsen
ja frú forkvina og tað vísti eg eisini á at sjálvandi skulu vit viðgera henta hetta r ein heta er ein heta e ein viðkomandi spurningur men tá mann knýtir hann so sterkt til sálarheilsuna og sigur at hetta er tað allarfyrsta í tí samanhanginum skul arbeiða við so so haldi eg at at tað er tað tað blívur tað blívur forsoforsmælt grundarlag men vit far at viðgera og vit fara at viðgera hendan spurningin á arbeiðsbólkinum tí at hann er viðkomandi men tá tað er sagt so er tað so ræðiliga nógv onnur øki og helt er hn øgiliga góð eygleiðing sum hann hoyrdi um morgun at altso umstøðurnar hjá okkum eru broytt tar so ógvusliga nógv og og kanska ein stórur partur serliga tey ungu tað síggja v í hagtølinum hava ringt við at navigera og fóta sær í hesum her eitt nú tað at vit hava flutt okkum frá tí trygga heiminum kann mann siga saman við mammuni og pápanum til at mann verður vaksin upp á stovnum internetið og og og og og tað grundarlagiðsum vit annars hava bygda sum sum byrjar at fara at flóta er tað vildi eg mett vera nakrar minst slíka stórar orsøkir til ringa saldarheilsujtakk
so er bjarni kárasom petersen næstur at røða ger so væl
takk fyri frú forkvina vit viðgera eitt uppskot frá joannes joensen eitt uppskot til samtyktar um at endurskoða skipanina við landsroyndum og pisaroyndum og tað verður grundgivið við at mann at mann heldur at pisaroyndirnar kanska eru við til ati ávirka sálarhólsina hjá børnum og ungum á ein neiligan hátt og mann kanska ikki ordiliga veit hvat ið hendan her úrtøkan frá einari pisaroynd skal brúkast til um tað verður gagnnýtt um pengarnir fara rætt stað øh men hetta her við sálarheilsu altso sálarheilsa serliga sálarheilsa hjá ungum eg haldi tað eru øgiliga fá fólk sum tosa um hvat ið hvat ið orsøkin ella atvoldin til ringari sálarheilsu hjáungum í dag er eg haldi mán brúka nógva tíð upp á at prosektera sína egnu ideologi omanyvir hví fólk hava ringa sálarheilsu tey eldru halda atd ung fólk hava ringa sálarheilsu tí at tey hyggja for nógva í telefonina tey yngru halda seg á ringa sálarheilsu tí at tey eldru hava stolið framtíðina frá teimum javnaðarflokkurin heldur at tað er tað at máta tey upp á teirra avrik sum eru orsøkin til ringa sálarheilsu og miðflokkurin heldur at tað er atgongd til miklumólevnaði sum er á orsøkin til teirra ringu sálarheilsu soleiðis kunnu vit blíva við at líkasum at halda at tað sum okkara politikkur hevur ov mikið av loysnum av er er líkasum emedisini fyri hesa ringu sálarhilsan tað hevdu vit bara ført javnaðarpolitikk sovær sálarheilsan burtur hetti vir bara ført miðlokpolitikk sálarheilsan burtur eg veit ikki um tað kann setast upp so einfalt eg haldi at tann ringa sálarheilsan er sjálvandi ein blanding av øllum møguligum men eg haldi at mann skal ansa eftir við at diagnotisera tað at avrika sum atvoldin til ringa sálarheilsu eg haldi sjálvandi tað at visti tú skalt samanbera teg vita perfekta og alla tíð seta teg upp ímóti ideali so fært tú á ringa sálarheilsu tí tað er sum syssifos sum berur steinin upp eftir fjallinum hann verður ongantíð liðugur og tú fert bara at fáa tunglyndi um tú skal royna at vera perfekt men tað at avrika tað er líka stór orsøk til alla eydnu í hesi ferð tú skilji ikki hví han mann snakkar um eitt avriks samfelag sum nakað negativt eg skilji sjálvandi hvat mann meinar tá mann sigur tað tað er tað mann samanberi seg við nideali og samanberi seg við tað perfekta men tað at avrika gevur so nógva gleði her í verð um tað so er at duga at fáa bóltin í mál ella um tað er at megna ein harðan arbeiðsdag ella at vera um børnini í nóg stóran mun tað at avrika er gott og positivt og skal sjálvandi eggjast í fólkaskúlanum vit skulu siga við okkara børn at tað er ein gleði og ein dygd í at avrika tað haldi eg eri øgiliga týdningarmikið tí at eg haldi e heldur ikki at børnini fáa tað betur av at vit vaksnu fortelja teimum dag og dagliga at tey eru offur fyri samfelagið og kunnu ikki gera nakað við tað uttanso at vit broyta systemini sjálvandi er tað nógv ting vit kunnu fara inn og gera sum sum broytir skipanir soleiðis at at børn og ung fáa tað betur men eg loyvi meir at ivast í um um um mátin vit tosa um hesi tingini upp á um tað neytúrliga ger tað betri mann gevur teimum anskt prestatiónsanskt klima anskt og allan møguligan anskt um mann er við til at onkursvegna sjúklugera tey onkursvegna og tað haldi eg at mann kanska eigur at ansa eitt sindur eftir við man eigur heldur at tosa uppbyggjandi ikki biðja tey kappast móti øðrum men kappast móti sær sjálvum ogtann var sjónin av teimum sjálvum tey vóru í gjárdagin tað haldi eg er eitt eitt eitt liberalt idialt sum eg haldi er gott og vert a stremba eftir øh men hesaher pisaroyndirnar um tær skulu vera so øgiliga viðvirkandi til at tað er ring sálarheilsa tað tað tað loyvi eg mær at ivast í tað kann gott fyri eg taki í feil men tá ið tá ið pisaroyndini egentiliga eru ein stykkprøva hjá skúlunum fyri at vita hvussu tað yvirskipaða støði er av úrtøkuna hjá børnum so haldi eg tað er eitt týdningarmikið amboð fyri at vita um vit útbúgva okkara børn og ungu til tað sum tey skulu útbúgvast til og teir førleikar sum tey skulu hava tá tey eru liðuð í fólkaskúlanum eg haldi ikki at mann kann siga at jamen av tí at tey hava ringar sálarheilsu so mugu vit lækka støði vit mugu krevja minni av teimum tí at eg eg giti ikki tað har at skógvurin trýstir í øllum førum ikki fyrsta og fremst tá ið tað er sagt so er tað sjálvandi strævið alla tíðinar skula sammeta seg við onnur og síggja hvussu nógv betur øll hini klára seg og hvussu nógv betri karakter tey fáa hvussu flottari myndirnar eru á sosialu miðunum og hvørt á sínum men eg haldi eisini at tað er ein dygd at læra børnini at tað er ikki tað sum hevur týdning her í verð og at tað eru minst líka góðir menniskjur óansað um tey hava ringar ella góðar karakterur men tað er eitt mál í sær sjálvum og ein dygd at stremba og at gera sígt besta að haldi t vit gloyma at fortelja okkara okkara børn og okkara ungu øh so er tað hetta her við pisaroyndina altso í í sær sjálvum eg eri ikki fakfólk so eg dugi illa at meta um hvørt pisaroyndirnar er eitt gott innitiativ ella ikki

er týdningarmikið at vit hava amboð til at vita hvat yvirskipara støði er í fólkaskúlanum og um landsroyndirnar klára dekka tann tørvin ja men so veit eg ikki hvat vit skoða pisaroyndirnar til men vist tað er so og tað svaraði jenisarana til ein fyrispurningur frá jons joensen einaferð í í august mánað at at pisaroyndirnar avklára nøkur onnur viðurskifti sum landsroyndirnar ikki megna eg eg skal ikki taka dagar ímillum hvat er rætt og hvat er rangt í hesum men í øllum førum so er tað teinnum fakliga grundgevingin frá mentamálaráðnum og tað má mán onkursvegna taka l efturtektar serliga tá ið tað verður grundgivin við at at orsøkin til at endurskoða skipanina er er ringd sálarheilsa og ikki kanska hvat fyri úrtøka skúlaverki fær burtur úr tí ella næmingarnir sjálvur mann skal eisini minnast til at pisaroyndirnar eru ikki nakað sum fyllir nógv hjá børnum í fólkaskúlanum tað er nokk so sjáldan at pisaroyndina koma fyri altso ta ikki há øll sum fara ígjøgnum tær so tað ktað kann valla vera ring sálarheilsa at at annaðhvørt ella triðja hvørt ella fimta hvørt ár kemur ein pisaroynd til ein árgang og um mann fær nokk fyri pengarnar tað er sjálvandi eisini trupult at svara uppá tað stendur kanska fyrstaogfremst av at mann sum fakfólk ikki ordiliga veit hvør úrtøkan skal vera og og hvat man brúkar hesar vitanina til eg veit at pisaroyndirnar eru nokk so nógv diskutera evni og umstrýttevni og fólk eru nok so ósamd um leiklutin og endamálið við pisaroyndunum og eg haldi eisini tað er appur upp á hetta her við at saman bera seg við onnur altso mann brúka pisaroyndina so faman úrslit og sigman undir hægri ella lægri enn í hinum norðralonduni ogger mann har út frá niðurstøðu um t okkara fólkaskúla er ikki nóg góður ella er ella hann er nóg góður mann hygur kanska serliga til finnland sum sum toppar í hesum staganum og ger niðurstøðuna jamen okkara skúlaskúlaverk er verri enn tað finska sum vit mugu gera sum finnunar at gera fyri at fáa tað til at vera so gottt sum vit vilja hava tað tað veit ikki ordiliga um aðer tann rætti vegurin at fara mann kann gott draga íblástur frá hvussutað verður gjørt aðrastaðni vit eru eisini og tað undanfarnu røðararnir eisini tosa um vit eru í gongdi í einum arbeiðsbólki um at gera nakrar umskipanir av fólkaskúlanum og har haldi eg vit eruvit hava fatur í rætta endanum um mann so kann siga og har burdi tað eisini verðið natúrligt tá mann tók sovorðnir her viðurskiftir upp men tað kemur kanska l seinni høvi samanumtikið haldi eg eg vil ikki vera avvísandi fyri at vit skulu endurskoða skipanina við landsroyndum og pisaroyndum eg haldi bara ikki at tað skal vera tí at børn hav ringa sálarheilsu eg haldi tað mugu vera onnur atlit tí at eg havi trupult við at ímynda mær at at tað er ein so stór orsøk fyri at fólkav ringa sálarhelsu øh og tað fyri sovígt er er fínt at mann fer inn um endurskoðarar men so skulu vit eisini líka gera okkum greitt hvat ið kriteriuni eru fyri eina væleydnaða pisaroynd og eina minni væleydnaðav pisaroynd og og úrtøkurnar
ja takk her vóru nakrar viðmerkingar jóhannes joensen ger so væl
takk fyri forkvunna ja tá ið bjarni kárasonum sigur tað at at tað er ikki problem at mann hevur nógvar royndir og testir og í sær sjálvum er tað fínt at mann avrika sjálvandi skal mann avrika og tað tað vilja øll øll vilja royna at gera sítt besta og tað vilja øll gera líkasum á teirra støði men tá mann skal samanbera støðini og at yvirleggjarin verður sett til at bara tað allarbesta er gott nokk so føla nógv seg undir trýsti og tað trýstið er vit vita jú vit eru ymisk men tá vit ikki taka útgangs støði í at vit eru ymisk og at vit ikki sleppa at vera sum vit eru men skulu endiliga vera best og millum tey bestu tá blívur trýstið ómetaliga stórt og børn vita væl tey saheta seg sjálvi tey vita væl hvussu tey klára seg og sammeta seg økunum og tað er púra burturvið at mann setir smá børn í fjórða flokki til at slsameta seg hvussu tey klára seg í eini písalond tað er púra
ja takk bjarni kárason ger so væl
takk fyri frú forkvinna ja tað er nokk so trupult tí at eg haldi at tað botnar eitt sindur í eg haldi tað botnar eitt sindur í at vit ikki læra børnini at karakterir hevur týdning og tað r og tað er týdningarmikið at tú setir teir høg mál og arbeiða hart tað er ikki altíð at tað er ein raðfesting tá mann gongur í fólkaskúlanum tí tað er nógv viðurskiftir sum dessirera øh men tað er sjálvandi týdningarmikið at mann at mann strembar sum eg segði ogeg haldi tað t at avrika er nakað gott øh tað sum eg haldi vit mangla tað er at læra børnini at karakterur ikki skuldu definera einn nú er tað ikki so ræðuliga langt síðani eg gekk í fólkaskúla eg havi bæði havt botnkarakter ov toppkarakter men eg fekk at vita tá eg gekk í skúla ati at eg kundi royna meir gera meir tá tað gekk illa ikki skuldi taka tað so tungt og tað loysti seg eg skal ikki taka meg sjálvan sum dømi fyri hvussu onnur skulu hava tað men tað er hetta her við at læra børn at tað tey ikki skuldu lata seg definera á karakter men at tað er týdningarmikið at tey gera sítt besta takk fyri ja
takk steffan klein poulsen eina viðmerkingja frúforn
hnna nú gjørdi bjarni kárassum petersen eit sindur burtrúr at pensla út hvat hinir flokkarnir hildu og koyrdu okkum í nakrar boksir hvat heldur framsóknhøvuðsorsøkin til ringu sálarheilsuna tað hevur eisini verir ávert at hoyrt men tað er tað er nokk so ringt at koyra okkum øllir boksir tí at hetta er so ræðuliga samansett tá vit tosa um sálarheilsu og vit hava eg havi longu ramsað fleiri upp tað at mann flytur seg frá tí heimliga út á stovnar sosialu miðlarnir samfelagstrýsti sum mann kanska í stóran mun tekur á seg sjálvir persónliga so tá ið vit í miðflokkinum royna at pkasta nakrar aðrar bóltar í so so so er tað ovbært uttan fyri evni knappligani tað at mann brýtir teir normar o ta tær rammur sum vit halda eru góðar tær sum vit halda í góðar tað mann sigur at tit sklu havt frælsi til at velja kyn hvat hvat fyri frælsið er tað tí at hesin lívsstílurin førir til kanska tí ringastu sálarheilsuna háhjá nógvum hjá nógvum ikki hjá øllum
ja takk bjarni kárasom petersen ger so væl
takk fyri tað øaltso dygdir kann eg takk fyri ja hvat ið framsókn heldur eru góðar dygdir altso vit halda eisini at at børnini skulu hava tryggar karmar fyri at brúka eitt eitt eitt eitt hugtak sum erðu nógv brúkt her í tinginum h men tað er eisini nakað við at bjálva tey til framtíðina altso mann má gera sær greitt at tað at vera barn og tað verða ungur tað er ein djungla reint sosialt er ein djungla tú kanst blíva útsettur fyri happing tú kann hava kanska koma frá einum kanska truplum heimi og og tú kann kanska ikki vera so bókligur og tá tú ikki bókligur so er mann so er mann oftani prísgivin í tí skipanina sum vit hava tí at vit eisini eggja til at tey skulu avrika men eg haldi mann má mann má læra børnini nakrar dygdir sum hava týdning sum vit vaksnu royna at liva eftir hog tað altso tað er líkasum kjarnan í tí eg kundi útgipa hvørjar tær dygdirnar vóru men eg fái fái ikki farið ít beint nú men hetta við at geva teimum nakrar dygdir sum sum hava týdning og sum eru broytt funderaðar tað haldi egg líkasum er veðurin fram ja
takkso er tað rósa sámal send eina viðmerking takk fyri
frú forkvinna eg skal ikki gera me klókan upp á um tað er rætt ella skeivt at mann skal gera royndir pisaroyndir og ikki men p á einannan máta máa vit teira bara metir fyri hvat eta fyri hvat er tað fyriumhvørvi børnini eru í og hvat læra tey altso tað má vera eitt ella annað mann kundi eisini sagt ja men vistimann avtekur pisaroyndirnar skal mann so gera royndir lærararnir altso hvar hvar hvar eru teir tað kanska sovorðnir ting sum kanska ikki duga nóg væl ella torar nóg væl seta orð á tí tað sum tað dragarst um hjá okkum tað er at fáa børnini rubust sykiskt fysiskt og sosialt og tann sosiali parturin hann haltar nokk so nógv afturúr og vit hyggja vit eftir okkara dreingjabørnum so hava teir nógv nógv størri avbjóðingar enn genturnar genturnar hava avbjóðingar men dreingirnir nógv meir og hví hava tey tað hava vit gjørt eina kanning uppá hví dreingirnir ikki trívast so væl í skúlanum er tað pláss fyri teimum

frur forkvina eg eri í grundini ræðuliga g eri øgiliga orsaka eg eri øgiliga samdur við tað sum rósa samuelsen sigur tí ata hetta her við tað tað sum eg royndi at greiða frá yvir fyri stefan klein poulsen eta her við at mann hevur nakrar dygdir altso tað mann er ro bustur sum rósan nevnd altso tað at tú fær nøkur ting við ígjøgnum skúlagongdina sum ger at tú kanst handfara tær truplu støðurnar sum koma um tað er um tað er eitt nú happing ella at at at vera í einum kanska truplum heimi ella tað at framtíðar útlitini ikki síggja so góð út bæði í mun til hvørj førleikar mann sjálvur metir seg hava ella um mann ikki heldur at tað er ein planet um hálvtrýss ár altso tað er nakað við at mann má taka líkasum taka tarvin við horninum ogog hava eitt sindur av gopomoot tí ati tað eg haldi at vit eru við til at at tekna eina øgiliga dapra framtíð fyri okkara ungu eg giti tað er partvíst við til ati at tey hava ringar sálarheilsu í staðin fyri at siga hvussu finna vit loysnir upá taðk
fyri næstur at røða er hendrik oldger so væl
frúforkvinna tað er kanska ein visi risiko við at taka orðið í sovnun sum hesin her í jaat visti mann er a matørur so er tað hvørfart eitt absolutt eitt øki sum eg eri amatørur a men fyri tangin mamman av lova at siga okkurt nú havi eg verið kanska eitt sindur í í her tá ið tá ið skúlalógin bleiv endurskoðað einaferð fyri nógvum áraums árum síðani og eg var komin so illa fyri at eg bleiv eykamaður í skúlanevndini sum dag tá marita petersen var limur hon var burturi og sum bleiv við eykalimir og skúlanevndin var samansett av skúlalærari so okur skuldu ígjøgnumganga tað veldiga uppskotið sum var

og teir lærararnir sum vóru har teir vóru øgiliga gingið øgiliga høgt upp í vist tað stóð eitt pungt um forlangt ella eitt eit keitt komma for lítið so bleiv tað diskutera tað so eg boðaði mariti petersen frá at eg vil sleppa úr hesi nevndini sum skjótast nøh men

eg haldi at hetta avrik samfelag eg haldi hetta uppskotið sum jhalnes joensen er við hetta er fínt heta etta vísir seina nøkur ting so tað er fínt at mann tekur tey upp til viðgerðar altso eri tað neyðugt at hava alt hetta her hann loyði í skúlanum sum eg hví skal mann hava pisakanningar nú hoyrdi eg a tá ið at beginna við so virkar tað sum at at tað gekk illa fá handa tað fyrsta árið pisakanningar vóru tað tað virkar sum at helvtina t at teimum sum ginga í skúlan hevði ikki illa nógv gongur við sum vánaligt var úrslitið í hasum pitjakanning men tað vísti segi seinni at tað tað var ikki veruleikin okur hava okur hava sett krøv eg minnist tá eg man beiginti at snakka um her inni eisini at mann setti minsta krøv til ongran handan eg kannikki bleva við at siga tað saman aftur níggju komma seks skuldu hava fyri at sleppa til hatta og níggju komma sjey til okkurt annað og enda upp á tíggju haldi eg og tað er øgiligt øgilig krøv til fyri at sleppa framat nakrastaðni og tað at snakka um eg minnist tá ið eg vóri í tinganesi so var ein av stovnsleiðarnum har tað fyrsta fundið eg hevði veg hann tá segði hann tað eg mátti undirskrivað ein avrik sáttmáli siga at teð ein avrik sáttmáli hvat er tað fyr nakar hvat hvat hvat gera titr tá ja men tað var nakað sum tað hevði praktiserað í nøkur ár ikki veist hvat tað verður ikki eg hevðu sitið her tað var eingin avrikssáttmáli

um tey hava setta henn gildi aftur tað veit eg ikki men avrik sáttmála altso hvat hvat skal mann rigga í í í í skúlanum mann skal fáa sum fræst sum frægast burturúr eg havi prøvað at at snakka um hvussu mann kann lætta um dagliga dagin og tað fari eg at prøva einaferð srð sæð spyrji edegur verður aftur øh til dømis tað at mann pressar børn á føtur aftan á hestferðina aftan á jólaferðina aftan á páskaferðina klokkan átta um morguni mánamorguni tað er høvur ikki komin fyri seg aftur klokkan áta u morgunin aftan á eina eina deiliga feriu hvat eg havði liðið og slappa av og so verð g uppi til klokkan ellivu um kvøldið og plussliga mánamorgun nú skalt tú starta upp á minuttim klokkan átta ger so væl ogso helt tað situr og gapar og geispar og tey vilja ynski at sleppa út aftur sum skjótast sum skjótast og eg haldi at mann eigur at geras skjótast møguligt nú verur landstýrismaðurin ikki her tí hann hann skrivaði at hann var burturstaddir einaferð í føroyumeð han eg havði sætt hann um morgun kann mann ikki prøva at at taka jólaferðirnar og ug heystferðirnar og páskaferðirnar til dømis at fara skúlan klokkan tíggju okur startaði í vági klokkan hálvgum tíggju um morgunin komi úti á vegin og so hevði kú góða tíð at at koma í skúla var tað ein lærari sjúkur nú er tenn heili skandala nú hevur mann eyka lærarar um ann úr altmillihimmaligurð lærari blivur sjúkur okur hevði tað tá ið ein lærari varð sjúkur so blivur lúkukoyrdaður fyri vindeguni og á klassanm sum æin varð sjúkur e bleiv bombaður inn í ein annan klassa og so koyrdi mær gøkagóggu á tað stóð í tveir tímar so var tað problemið loysnin í dag skalt ta hava eykafólk klár og standa í hurðini tað árðnaði teir gámlig fyrr við einum gøku góggufyj so nevnt pundi mann orðnað tað og tað var ein vælsignaðu dagar at koma heim og hava sett til døgurða av sett í ein køkur av góggufyrm heilt fantastisk munurin nú hoyrdi eg ein ein ein av limunum her siga tað at hann at hann gekk í skúlan enn og tað er so alt í lagi við tí at mann mann ganga í skúla tá man trøllvaksin og komin í løgtingi so so burdi spurningur verið her altso er er tað virkuliga neyðugt at ganga í skúlan tá ið tú komin inn í løgtingið at sita og og tað kann mann so diskutera men eg haldi ati tíðin er farin longu nei ikki tað var skjótt øh
okur hava lyndi til at tað ber til at boða um orðið ein frá trætum við børn um tað negativa sum hendir og og og summi uppá standa verðin gekur undir hvørja løtu ja takk hendrik orðið eina tíðin er langt samanfarin sjálvt undir hugaligt er ein viðmerking frá rósu samuelsen ger so væl og tú er vælkomin at biðja um orðið
takk fyrfrú forkvina øh tað er ikki heilt skeivt tað sum hennik old nevnir í sambandi við at nær børn møta fyrr var tað soleiðis at tey fyrstu øðrum triðja klassa tey møttu ikki fyrr enn kanskan klokkan tíggju í dag er tað familju minstið broytt soleiðis tað at børnini mágu út úr húsunum tá klokkan hálvgum g átta trýár til átta tí tað hava ongastaðni t fara uttan so at tað er kanska ein frítíðarskúli sum ella frítíðartilboð sum sum lofta teimum so í veruleikanum skuldi út allíkavæl men men vit kunuva samd um tað at uppgávan at vera lærari er øgiligani nógv øðrvísi enn hvat var fyrr og avbjóðingarar hjá hasum ymisku børnunum eru nógv nógv nógv meira masif enn hvat enn tað vóru fyrr so tað e ikki bara bara at vera lærari hann skal eisini skúlast til tæir uppgávurnar sum eru og tað er kanska tað sum eisini haltar jatakk
tendri goldið ar so væl hakkeg er
fullkomiliga samdur við rósu samelsen at tað eru stórar avbjóðingar há lærari ea mangan hugsa um at at mann var virkuliga góðari leiðr teimum valdi ikki at vera skúlalærari til dømis tað hevði sjálvandi ka aldrin kunnað brúkt til men tað er so nakað annað men men tað má vera nakað av tí merstsdrævna sum til egar í dagat fáa øll ikki her at fungera nøkulunda og og tað nevnir tað við at møta altso tað mann skuldi trúð at tað var blivið betri at at fólk okur møttu í hálvgum tíggju eg haldi ikki tað var tann stóra trupulleikin men nú hav okur samlað so nógv saman altso landið er blivi so nógv annanleiðis at tað eru so fáir næmingar úti um landið sum verður nokkað plássið tey eru samlaðir saman í fimm sjey átta hundraður í í skúlanum er onkurstan í havn og tað er ein ein kolosal uppgáva at standa átta fyri einm sonur skúla heilt kolosalt uppgáva so eg haldi at at at mann mann kann eisini gera tað at at mann mann ger tað liviligari í í útjajaranum soleiðis at at tað vera ferri og tað fer betri pláss hjá teimum sum sum eru í skúlanum at tey fáa betri pláss at liva sítt vanliga lív og ikki hevar deajakaði runt eftir eini klokk
ja takk so er jóhannes joensen næstur at røða ger so væl
kjakið allar vegir og allar ættir men tað er statvekk landsroyndir og pisaroyndir vit vit viðgera og hvussu vit skulu eftirmeta tær og eg hugsai at tá mann sigur tað at tað er fínt at vit hava royndir í fólkaskúlanum so merki eg ikki at at ongar aðrar hava tí vit hvara ein rúgva av øðrum royndum eisini og dagliga eru eftirmetingar sum lærara at gera so royndarvirksemið er í ólukkumát bara við innskúling í í í í fyrsta flokki hevur mann lesir royndir fleiri ferðir um árini fyri við børnum og tað er eisini gott at mann kann kunna staðfesta hvussu tað tað gongur fakliga sjáltanum men tað er bara tað at tá tað kemur til hesar vælsignaðu landsroyndirnar tá fær tað líkasum ein annan klang tí tá skal tað vera allar føroyar sum skulu kappast móti hvørjum nú sigur kappast tað var ikki meiningin tað var ein ein eftirmitr skuldu gerast í hvørjum stað við hvørjum næmingi men men tað er tað blivi til og allir lærarar fara upp á á garta við at venja hesar landsroyndirnar so at teir fáa bestu úrslitið og í summum førum er tað soleiðis at læra royna at at gera tað soleiðis at teir fakliga veikastu næmingarnir skulu verða heima helst sjúkher ogtað e tað sama við pisaroyndum so teir ikki koma til roynd yvirhøvur so at úrslitið heildarúrslitið verður betur í flokkinum so tað verða alla tíðina fifla við hvussu mann skal klára seg best og tað haldi eg er á allar mátar ósunt fyri allar partar og tað gevur onga sum helst meining um mann iki ein gongu eftirmis hesa skipanina enn sum mann hevur smákt út tivirhøvdið á skúlanum læraranar havi eg ikki ynskta næmingar og foreldur hva iki ynskta leiðslurnar havi e ikki yskta men politiski mleileikin tað er hann sum yngskta sikkurt tí at mann innførdi í danmark og mann heur longu í danmark gjørttað soleiðis at tað er fríviligt nú tí at mann hevur sæð at hatta var púra galið skeivveður at fara so í danmark hevur mann ikki landsroyndin longur mann hevur eisini gjørt t eitt annað niðri í danmark mann hevur skipað skúlar fríviliga mann gjørt nøgur royndarøki og har mann funnið útava øll tey royndarøkini sum sum hava skipað seg sum tey ynskja har lærarar og saman foreldrum sleppa at stýra sjálvi tey hava avtikið landsroyndirnar nationalu testirnar ta er tað síggja ongan meining í tí

lyndi til at seta skipanir í verk sum vit ongantíð eftirmeta og tí eliva teir í sær sjálvum og eingin sær meiningina í ta og tað kalli eg eisini fyri ein slakt fóto arbeiði sum á so nógvum øðrum økjum í samfelagnum men visu vit t hyggja eftir nú havi egikki alað veringstíð so er tað so í í í fólkaskúlaum hevur brúk fyri at vera styrkt og vit mugu seta inn í kjarnuuppgávuna vit hava snakkað um tvílæraskipanir flokslóraruppgávan skal raðfestast nógv hægri har arbeiði á gólvinum verður raðfest kjarnuuppgávan og tað havi eg eisini tosað so nógv um í øðrum økjum og tað vísir seg alla tíðina at tá man nevnir kjarnuuppgávuna so a fáa fólk starvsfólk tað bæði á sjúkrahúsinum og tað bæði á á eldraøkinum og barnakarðisøkinum tey fáa ikki tíð til at røkja ta uppgávuna sum tey sett til at gera og tað er at vera saman við børnunum og a fáa eitt gott samband við børni og og lærabørnunum tann tíðin verður stolin og brúkt til fundarvirksemi og annað sum kann virka rættiliga meiningsleyst tí tað vísis sum vit hava nógv størri tørv hava eftirlit við hvørjum øðrum stað fari a álit á hvønn annan eg havi sagt tað fleiri ferðirnar vit hava staðin fyri at vit hjálpa hvørjm øðrum og stuðla hvørjm øðrum og verða saman við hvørjum øðrum og fáa tað at fungera á gólvinum so fundast titð heldur um hvat mann burdi gjørt og snakka í bólkum og felagsskapinum um hvat man eigur at gera og og seta bólk arbeiðsbólkar niður og tað hendir hvørki eitt lannað og tær tað har tíðin fer og pluss tað eisini vit brúka rættiliga nógva tíð at samskifta foreldrini tað skulu vit sjávandi gera men í oftani blívu ta ov nógv í mun til hvat mann fær avrikað á gólvinum og tí ynski eg at mann heldur raðfestir at brúka tíðina saman við børnum næmingunum so tað følar seg tryggar í einum tryggum umhvørvi har mann ikki er trýstur við royndum alla somu tíðina men at mann allatíð kann eftirmeta hvønn næming soleiðis sum mann er so hmann fær eina gleði av at ganga í skúlanum tí í skúlanum mann noyddir at ganga mann er tvungin til at vera har mann sepprikki at velja á miðnámi og universitetinm kanst tú velja um tú ert har og vist t ikki tímir at vera sum fært onkur aðrastaðni og so meini eg so heilt ærligt at skúlin er blivin so mikið bókligur at og tað nevndi onkur her at eingin næmingur hevur ein kjans sum er eitt sindur handaliga meindagur tú fært ikki møguleikarnar og har mugu vit gera eina broyting tí at
einki so gott sum at ganga í skúla og halda tað stuttligt tað sum eg geri tey sum eru bóklig tey halda tað stuttligt í dag kanska men tey sum eru handalig tey kunnu slett trívast í skúlanum ja takk her vóru nokk so fitt av viðmerkingum ingilin didriksen streymger so væl
eg haldi at jóannes joensen hevur havt nakrar góðar røður í dag sum hava víst á nøkur góð ting millum annað hetta við at fáa eitt spjøldur hongt á seg sum barn so tíðliga í lívinum at blíva javnvigaður og men tað sum eg haldi er allartýdningarmiklas og tað var nakað sum jóannes joensen nevndi nú tað er hetta við hví eru hesar royndirnar her hvør er tað sum ynskir tað vissu lærararnir ikki vilja hava tað vissu loysnirnar ikki vilja hava tað børnini ella foreldrini hjá børnunum hava ikki biðið um tað hvør er tað so sum er sett í verk so er tað væl saktans tann politiski myndugleikin og vit vita ikki hví vit vita ikki hvør grundin er til hesar royndirnar skulu verða her ella vit hava øll forðina ikki gjørt upp við okkum sjálvum at vit vita tað og tað stendur jú í fólkaskúlalógini eisini at undirvísing og gerandislív skúlans eiga at verða grundað á ansfrælsi tolindi javnvirði og fólkaræði og at tað eru tær grundleggjandi súlurnar og ikki tað at fáa optimerað børn

giingilin didisen strøm í tínum sigur landsroyndar komu tí mann ynskti at fáa eina eina meting av hvussu kvaliteturin dygdar dygdin í í í skúlaskúlanum var generelt í føroyum og so kom mann eftirmeta tað og so seta nýggj ting í verk men tað sum hendir tað er tað at tú fært eina skipan har sum mann sletti ikki eftirmetir sum mann eigur at eftirmeta og tað er øilia ymiskt og tær raportir sum leislirnar lata inn til mentamálaráðið tað verða at koyrdar í eina skuffu í fleiri førum og tað ger tað at mann slett ikki fær tað burturúr sum mann burdi fingið av landsroyndunum ætlanin var kanska góð men endamálið er er ikki rokkið tað tori at siga og visti mann ikki eftirmeti ta og roynir at fáa eina skipan sum verður lagað til hvat mann heldur er rætt í dag saman við skúlunum saman við starvsfólkunum og foreldrunum jen so hevur iki eina nóg góða skipan og tað hevr mann ikki gjørt og tí meini eg mann ma endurskoða tað og visti tað ikki riggar sum mann vil hava tar ska t rigga so má mann avtaka tað og ikki hava skipanir
sum ikki fungera ja takk so er tað rósa sama og seinngerðis væl takk fyri
frúforkvinna eitt sum eg virkliga beyt merki í sum jóhanes joensen nevndi tað er tað at børnini skulu føla at tað skal vera stuttligt at ganga í skúla sjálvandi skuldu tey tað tey skulu gleðast og koma í felagsskapin gleðast at verða møtt og gleðar tað at gleða seg til at onkur vil tey tá ið so johannes joensen sjálvur sigur eg vild ikki nevna tað áðrenn at royndirnar brúktar til at akkurát sum hava eftirlit við hvørjum øðrum at læraran siga við børn ikki koma tí at tað trekki niður hvat ger tað so við ta barnið eg veit ítøkilig dømi har sum børnini hava fingið at vita ikki møta til hasa royndina hvat ger tað við tað barnið men allíkavæl ikki minst hvat ger tað við tann lærarin tað eru tvey ofrísur
ja takk jóannes joensen ger so væl
eg púra samdu við rósa samelsen tá hon sigur hat tí hatta er púra meiningsleyst hatta er totalt meiningsleyst hatta dragar seg um at vera best og fyrst og ein stór kapping alt sum tað er og tað hoyrist ikki heima í skúlanum og slettik í barnaskúlanum hatta er nakað sum tú mást taka upp longri uppi og og tá tú velur um tú skalt ganga í skúla ikki tú velur um tú íðkar eina ítrótt tú velur um tú skalt vera við í einlørum felagsskapi sum kappingur í men tú velur ikki fólkaskúlan hann her fungin til tað er heilt heilt tað gamlan tað haldi er púra púra burturvið at mann roynir at seta lærarar soleiðis at teir mugu á allan máta biðja næmingar vera heima og vit hava eina skipan dag sum eitur hjásitaraskipani og har skulu hjásetariset inni hjá teimum næmingum sum eru veikast men sjálvadi hjásitaðarnir føla eisini eina ábyrgd fyri at royna at fáa næmingarnir at klára so væl so møguligt er at vita tað at eitlannar eitlann avstað so koma teirr at samvetta hvønn annan og vitst næmingur fara vánaligt úrslit jamen so er tað kanska forferdiligt fyri tann næmingin í fjórða flokki í fjórða flokki minstir tað púra burturvið
ja takk so er tað hendrik gold eina viðmerking
fyrú forkvinna tað er væl saktans okur her inni millum annað sum hava lagt upp til hettahr okur vita t tað okur hava undirvísingarmannastýrið og verða mentamannastýri our hava at eg veit ikki hvussu nógv okur hava sum skuldu hava eyguni eftir at tingini koyra og tey ikkihava fylgjar til føla se á noydan at koma við onkrum nýggjum hvat kann mann finna upp á ja pisakanning bara eitt fínt at finna uppá og og og so fer mann víðari við tí og og og uttan at taka hesi til hvat hvat tað tað má vera fantastisk at at at vera voksin upp í tí unghvørvi sum eg var vaksi uppi við hvar næstan frá hava nakra roynd yvirhøvur at deilist onga altso hhvussu hvussu kláraði teir teir teir persónarnir rindir og lærarar at at at yvirliva tá lærararnir børnini skuldu ikki u nakar roynd altso tað var ein valsinaðu dagar at sleppa frá at fara heim ei i karakterbog sum var minni góð og og hvat harnú var skúlastjórin segði hatta har floytti eg bara tað heila tað ganga nokk øll øll komu væl burðin

takk fyri fólkina men tað er sjálvandi hennara í gold hevur nøkur góð ting eisini frá fyrra av og hann hevur kennið til tað at arbeiða eg meini so við at tað kann ikki vera meiningin at vit ikki vit mugu royna at menna børnini til tað samfelagið sum vit liva í og í tí høpunum má mann siga tað tað er undalt at mann bara skal meta um úrslit av einum avriki av einum einum skriving ella ella rokningum hvat er og bara tað og ikki meta um kreativitet samstarv arbeiðslag generelt dugnaldsømi uppmøting sosialt metvit empati og annað sum er sera sera týdningarmikið eina arbeiðspláss við tað allastaðni men tað verður slett ikki mett tað verður slett ikki tikið av hevd tað er bara eitt úrslit ein korterur og so kanst tú gud hjálpa meg eisini at fáa minus trý tað verður sær at tú ert verri enn einki hvussu við allari víðuveru kann mann vera verri enn einki tað er púra púra høpisleyst

takk fyri frú forkvinna nú skal mann til at eftirmeta skúlan og tá vænti at pisa við mann eisini hugt upp á hvat er gott og hvat er ringt við tí øheg kenni eisini n nú nú tosar mann akkurát um fortíðina sum sum nakað sum er øgiliga ljósareftir men tað var ómindiliga nógv menniskjur nógv ung nógv lítil børn sum høvdu øgiliga hart í tí skúlan sum var fyr hálvtrýss árum síðani tá setti mann veruliga fólk í bás bæði upp á tann eina og tann annan mátan og tá var eingin pedogogikkur upp á nakran sum helst máta tað mugu vit hel iki gloyma og var ikki bara góð fólk kundu ganga fleiri ár í fyrsta fyrsta klassa tí at mann bleiv mann mmann flytti ikki upp og tá ið tað vara ein sum hevði tað tungt so vit skulna helst ganga ígjøgnum ein langan skúla gossigang aftan á ein lærari soleiðis at øll onnur kundu líkasum vita her var ein næmingur sum hevði tað trupult ja sgamikróku ikki at gloyma so tað er øgiliga nógv
ja takk jóhannes joensen ger so væl
takk fyri frúforkvina vit skulu ikki aftur til tann gamla skúlan yvirhøvur ikki iki tað av vit snakkað um vit hava fingið ein mangt skúlan rættiliga nógv føroyska fólkaskúlan og tað klára vit sanniliga eisini sjálv í framtíðini men vit mugu hyggja efir teimum skipanum sum sum vit kunnu broyta til tað betra og eg meini bara tað at í føroyska fólkaskúlanum skulu vit øll kunna trívast og hava tað gott og hava tað stuttligt og kunna fáa teir avbjóðingar sum eru og ikki bara tey sum eru bókliga meini tagin og tað kann ikki vera soleiðis at vit halda tað at fólkaskúlin skal klekja vaksin fólk altso vit vit mugu ansa eftir at vit ikki for skjótt leggi børnini hvat tey skulu vera og blíva til altso børn mugu iki føla tað í fjórða flokki at vis ug ikkifa eitt gott umvæli seivt fáa ringt lív tað er tað vit leggja í at børnini og eisini og tá koma eisini foreldrini í myndina at vit mugu iki ansa eftiri ikki legga í børnum tað at visti túikki fært ein góðan karater í skúlanum so so hevur túð á vánaligt lív í framtíðini so er lívið farið ein góður karater ískúlan er ligvið itt gott lív tað er tað bestemt ikki eg møti fleiri næmingum sum eg havi havt í skúlanum sum eg kanska ikkihavi klárað so væl í skúlanum men sum hava klárað seg fantastiska væl aftan á skúlan og tað sigur hvørki eittannað hvussu karakterinir hava verið í skúlanum um hvussu lítil hjá tær fer at hatta seg og tað er øgiliga viktigt at at at at pointera og siga við børnini
ja takk so er næsta røða er siri stenbergger so væl
nú erta ikki nógvir dagar síðani okur sum eru her inni kanska sjálv eg hava verið til eina almenna roynd og tað er kanska ikki bara stuttligt so tatað tað liggur sum kanska ikki so fjart at deskutera tað akkurát nú men eg haldi eg fari at beginna við at siga eg haldi at at sum heild so hava okur ein góðan skúla sum je havi hvussusur tann traðja næmingin í húsinum nú sum fer at fara úr skúlanum og eg kann bara siga alt gott men har við ikki sagt at mann ikki altíð skal eftirmeta og gera tingini betri øh og nú leggur mann so upp til at mann skal gera ein endurskoðan av royndunum og pisaroyndunum og allar skipanir hava væl gott av at vera eftirhugdar g og eftirmettar av og á og soleiði sum eg havi skilt ætlanina við pisaroyndunum so er tað nakað sum kom frá usd veðan mann triðja hvørt ár skuldi gera royndir soleiðis at mann kundi sammeta londini tað var ikki mein tað upp á tann einstaka tað er hvussu vist tú fer inn og hyggur tað sum stendur skrivað um tað og so stendur tað eisini at landsroyndin er so tað sum er okra

ímillum skúlar í landinum sum so er í millum fjórða og sett á flokk har í í í tí tíðini og so er sjálvandi ein røð av øðrum royndum og próvtøkum sum eru árliga tú verður nógv tosa um hetta her við hesun her

og tað haldi eg er tað er nakað um tað altso tað er blívu nógv harðari at vera ungur tað er nógv størri krøv og tað er allastaðni frá og visti mann fer inn og eftirmetir landsroyndirnar og pisaroyndirnar so haldi eg eisini mann eigur atftirmeta skal eg haldi ikki tað er í lagi at tú kann fáa eitt minus at tú er eitt minus visti mann er tað sum karaterain er sum eg ikki haldi mann er men sum nokv taka tað som so haldi eg tað er tað eitt tað ringasta man yvirhøvur kann fortelja einum barni og tú er minus tvey ella hvat eitur tú ert minus tað er verri enn at vera null útúer undir okur eiga eisini kanska atdiskutera nógv næðri og gera okum nógv meira greitt hvat endamálið er við at ganga í skúla so er hetta her við sálarheilsuni at tað kann eisini vera eitt trýst allars royndirnar mann skal til við við sálarheilsu og síggja tær vaksandi avbjóðingar við tí har sær man inni á síðuni hjá vo at mann metir at heimsplan eta einir fjúrtan prosent sum hava stórar trupulleikar av tí og ter váksið upp til fimmogtjúgu bara jøgunm tei síðstu árini og korona hevar ikki gjørt tað betri so tað er ikki nakað sum er ser føroyskt at tað er trupult við sálarheilsuni og við krøvum til ung tað er faktisk ein fólkaheilsuavbjóðing í øllum heiminum og so var tað hett her við at tað ein gleði og dygd í at avrika sum bleiv sagt har kundi eg eisini tont mær at mann snakkaði um hvat altso hvat eta ein gleði og dygd í at avrika er tað at góðan karter er tað bara tað sjálvandi er tað eisini stuttligt sjálv fylgis at eta tað og eghaldi a mann tosar øgiliga nógv um tað mán man ikki s nakka um karaterar sjálvandi er tað eisini stuttig hjá teimum sum fáa at fáa góðang karter tú mást næstan ikki loyva at siga men tað er so eisini í lagi men eg haldi at mann skalveraeitt sindur varin tá ið mann hugsar um hetta her kappingarelementið sum mann hevur drigið inn í alt

komi til tað at at tað er ein kapping tað er altíð onkur sum tapir tað er ikki bara vinnari í eini kapping tað er altíð onkur sum tapur í eini kapping og hugsar mann avrik sum tað at vera ein góður vinur at vera eitt gott fólk at hava empati at vera skapandi og kreativur at duga at vera í felagsskapi og skapa relatiónir og skapa sambond og annað vissu tað sleppur at telja eitt sindur meira so trúgvi eg eisini upp á at okur um ikki minkað talið av fólki sum hava trupulleikar av sálarheilsuni so hvørfall gjørt tað ikki fleiri leggjast afturat eg haldi simpultenn at tað er ein av teimum kvalitetunum sum oku sakna hjá nógvum ungum í dag og fókráðið var her fyrinøkrum døgum síðan beint ár valið og fortaldu okum øllum løgtinginum um hvat var høvuðsproblemið í dag og menthelvt provbleimsáðrndin jú norðmál tað var tað sum tey settu sum yvirskrift og tað er nevndin nemiga hett her við at tað vóru so strong krøv til ung at avrika í í skúlunum og tað var nokk einsemi og stúran ímillum ung fólk og at útbúgvingarsystemið skuldi ganga so skjótt altso tú mátti ikki tað var næstan ikki pláss til at tú var og arbeiddi ímillum at ella tú kanska ikki fór útbúgving beinanveg ella tú hugsaði teg um ella eitt annað tað skuldu ganga við eini asuns ferð alt gjøgnum alt lívið sum um at at tá i tú vart fimmogtjúgu so skuldi t hava tærstemplisvart og ferdigur so tað er ikki tað er ikki bara bara bara eg fara bara vistu eg kann fáa ein minutt bara at enda við tað var ein sovornun ráðstevna uppi á hollføroyum sum kringvarpið skipaði oblum pobliksørv ogsáttmálan og har var ein frá sum hevði verið leiðari í damarsradio sum fortaldi um heta her við at hann hevði sitið innan fyri eg meini tað á skúlavirki heilasítt lív og arbeitt áðrenn og hann sevði tann størsti feilurin mann hevði gjørt tað var tað at mann í fólkaskúlalógini hevði broytt tað til at støðið skal takast í tí einstaka tað hevði altíð verið soleiðis at støð varð tikið í felagsskapinum nú er støðið tikið út tí einstaka og tað er tað samfelagiðokur farin yvir til og visi oku vilja steðga tí so muokur eisini hyggja eftir skipanim sum kunnu gera tað lættari fyri fólk at vera í felagsskapi tí tað tá tey trívast og mennast takk fyrij
ja takk her vóru nakrar viðmerkingar jóhannes joensen ger so væl takk fyri frú forkvinna
ja púra samdur sirur stenberg hetta her indritalisma hetta mann kann siga tað egoistiska rákið við at sætta sær sjálvum mann hugsar ikki um felagsskapin nóg nógv og tað er tað vit mugu aftur til at tað er felagsskapurin sum er avgerandi og at vit trívast bert í einum góðum felagsskap og tað eigur skúlin at eggja til eisini aðrir myndugleikar til stovnar og frítíðarítrót men eisini sanniliga skúlin tí mugu vit leggja meira inn til flokslóðraruppgávuna og tað at kunna trívast í flokkinum heldur enn at fokusera meira á testir og hvussu kappast um hvør er bestur takk fyri
ja takk siuru stemin ber ger so væl takk fyri frá forhvinna
tá jh eg púra samd felagsskapurin og tað at trívast haldi eg tað viktigasta og mann kundi eisini gjørt nakað við kanska í innskúlingini serliga havt færri næmingar til dømis í í íhvørjum flokki tað var ein samrøðu ví útvarpinu fyri nøkum árum síðan við eyðun joensen sálarfrøðingin um hetta her við at ganga í skúla og hann eg minnist ikki akkurát orðarætt hvussu hann segði men tað var nakað við tað at tað viktigasta var ikki bara at lesa og skrivað roknað men tað var tað at tú í sr áðrenn tú var har var noyddur til at vera saman við teimum sum tú ikki sjálvur hevði valt altso tú skuldi læra at at danna relatiónir at loysa konfliktir og alt á tær at tú noyddist at at at læra appigangaddi í samfelagnum tað tað var líka so viktigt sum sum alt hitt men sjálvandi eg ta eisini viktigt sjálvandi skalt tú læra eisini tey fakligu tingini men men hitta hevur nókv støri týdning haldið en okkul gev okum fari takk fyri
ja takk so er tað rósa samuelsen ger so væl takk fyri
frú forkvinna ja vit brúka øgiliga nógv orðingarnar við at taka støði í tí einstaka sum sigur seg í berg nevndir heldur enn at siga hvussu fáa vit tann ein
staka at trívast í felagsskapum tað er har hann skal vera restina av lívinum samstundis so taka vit ikki loyfta teimum avbjóðingum sum hesi einstøku børnini hava tað sigur ein lærari við einum einum flokki við fýra fimm næmingum sum hava avbjóðingar hann er prísgivur hann hevur ongan kjans at røkka flokkinum og enn minni børnunum so upp á ein annan máta má vit hugsa meira hugsa øðrvísi inn hvussu at lærarauppgávan eisini verður styrkt
ja takk sovorðið tá sigri eg steinbergi her so væl takk fyri
fór hvinnher samdur owsamessen tíðin gekk bara fór skjót er faktiskt grøimur tað niður her at tá etta her við at tú má eisini fara inn og eftirmeta læraru útbúgvingina tað haldi eg eit eitt eitt øgiliga stórt umráði í øllum tesnihir tí tað nøvur ár síðani hon bleiv broytt og hevur mann hugt eftir hvat tað er mann í veruleikanum vil við fólkaskúlanum tað haldi eisini man hyggja eftir at at at fáa eftirmettu útbúgvingina og eisini henda diskussiónin um tað at at bíiva við at tosa um at koyra børnin fyri skúla at tað er akkurát sum blíðar sovorðið ja ja altso mann skal skjótt ígjøgnum systemið má me endiliga ikki bíða longri fimm seks ár so skalt tú skúla altso ettaher mann fer ikki loyvi til at vera barn tað haldi eg nokk so alvorligt takk fyri ja takk

ja tá eg taki orðið her í dag so er tað tí at hetta hevur mín ógvuliga stóra áhuga og so er tað soleiðis ati júst hetta her við royndum pisaroyndum og og hinum royndum sum eru nevndar her tær verðu settar í verk tá ið eg var landsstýrismaður tíðin gongur so ómetaliga skjótt tað var tá ið fólkaflokkurin og javnaðarflokkurin kundu samstarva og tað var frá tvey túsund og fýra til átta at jóns eitesgaard var løgmaður eg var landsstýrismaður í skúlamálum andrias petersen var formaður í mentanarnevndini íg haldi jón johannesen sat eisini í mentanarnevndini fyri javnaðarflokkin og vit gjørdu eitt eitt kollveltandi vil eg siga tak fyri fólkaskúlan tey árini tað erhverkki nakrantíð ærintak ja hendar so stórar broytingar hvørki fyrr ella árið sjálvandi fer mann longur aftur suður lógirnar broyttar men men eg eri ómetaliga góður við fólkaskúlan eg havi sjálvur verið lærarar nokk so nógv ár í fólkaskúlanum og minnist bara gott aftur má eg siga sjálvur til fólkaskúlan tá ið tað verður tosað um t at eg haldi hendrik old nevndi hetta her at fólkaskúlin fyrr tá var altso evia deiligt eg má siga tað er munur á tá ið eg gekk í barnaskúla tá dumpaðu børn í fyrsta klassa og øðrum flokki summi kundu ganga ein tríggjar ferði í orðumflokki og tað altso tað er ein heilt annar skúli vit hava í dag og tá ið vittá ið eg var landsstýrismaðurin vit gjørdu hesi tingini her so varð tað tí at vit vildu gera nakað gott

vóru nógvir næmingar sum sluppu ígjøgnum skúlan uttan at hava lært at lisið tað var endamálið við tí sum vit gjørdu vit settu fingu fleiri tímar í byrjanarklassinum tað kansn altíð diskutera um tað var for nógv tað er tað mann ger nú og so settu vit nakrar lesiroyndir í verk veitt eitu trassskipanin sum sum vit eisini fingu at fungera tá fyri at fylgja við at hesir næmingarnir lærdu at lesa at teir ikki blivu sleptir upp á fjall tað var endamálið tað var eitt sosialt endamál við hesun her og tá eð jóans joensen stendur her og sigur at hetta er smoykt um hann og yvirøll eingin blan eftir spurdir so passar tað yvirhøvur ikki hetta her var hetta var grundað á eitt eitt eitti álit eitt eitt eitt stórt verk tað fara aftur og lesa tað og tað eg eg kann siga hvør sat gjørdi tað uppskoti tað var kommunufelagið kommunusamskipanin føroya lærarafelag felagið heim og skúlu skúlaleiðarafelagið og mentamálaráðið tey komu íð øllum tilmælinum túð far at lesa tað og tað vóru nógv fleiri tilmælir endaðu so blivu sett í verk og har var millum annað hetta her við pisa eg veit væl tað kann mann gott diskutera tí tað er o líkasum eitt ert yvirornað mann vildi samabera seg við hini norðalondini og so framvegis ha og tað kann vera bæði gott og ringt í tí og so varð tesa landsroyndirnar og ogog og aðrar royndir s bliva settar í verk og endamálið var ikki at hvør næmingur skuldi vita nakað tað skal ikki vera nøkur kapping og tað er tað sletti iki endamálið var at samanbera skúlarnar soleiðis at tað at mentamálaráðið um mindugleikarin ul siga hví hví gongur tað so væl í hasum skúlanum hvat er tað sum tey gera gott og hví gongur tað so illa har og so víðari tað er endamál tað er eitt positivt endamál og tað nógv fyri at hoyra hesir javnaðarfólkini í dag tey vóru við til at gera hetta her og tey hava havt tveir tvey landsstýrisfólk síðani tá hví fær við eftar bæði helenu dámar næsta bók sum sat í hein trý ár og rig mur dam tað sum eg haldi er galið við skúlanum tað er tað ella eitt tað er so ræðiliga ringt at siga at generalisera um nakað tá ið tað kemur til fólkaskúlan mann kann samanbera tað við ein veldigan dampara sum siglur og skal mann broyta kað so so so er tað ikki so nevnt og og tað er altíðso rákini ganga upp og niður men eg haldi tað til dømis vit hava koyrt for nógv fakenni í skúla rigmor dam hon pressaði ígjøgnum at fáa samfelagsfakennir í skúlan tað er púra burturvið eftir mínum tykki tað skuldi verið lagt bara saman við við søgu og tí og og vit skuldu kanska lækka tímatalið og finguð fleiri kreativa lærugreinarin givið tí meir meira rúm tað eri púra samdur um eg havi ja tíðin hjá mær er farin ta víga hálvan minutt afturat tað eg havi stóra virðing fyri lærarum egvar sjálvur lærari og eisini børn sum eru lærarar veit hvat tað er men eg eigi eisini nógv børn abbabørn haldi fimmr er farin ígjøgnum fólkaskúlan í eini átta sum ganga í fólkaskúlanum eg má siga eg kenni einki til hetta her sum jóhannes joensen nevnir tey gleða seg at fara í skúla tey trívast væl í skúlanum so eg haldi hetta her við heisutá ið tað kemur til y sálarheilt stór nógv tosa um so er tað aðrar orsøkir til tað og nn enn eftirher og eg hugsi um te øll hevði upploystu heimini og so framvegis og so nógv annað sum vit kunnu nevna takk fyri
ja takk havað tú nakrar viðmerkingar jóhannes joensen ger so væl takk fyri
orkvina ja tað kundu vera nógvar orsøkir til hví hví støðan er sum hon er eg vísi bara á at tað kann vera ein av orsøkunm kann vera tað nógvar royndarvirðsemi men nú sigi gvanelakin hann hevur verið við til ati at implementera ella set hesa lógina í verk men har stendur eisini eg meini eg í tí lógini at hon skuldi eftirmetast og taðhevur ongantíð verið gjørt og tað er kanska arketanhoppar av at mann ongantíð fingið eftirmettana og og tí er hunn kanska slettikki tillaga tey viðurskifti sum vit virka undir í dag so eg trúgvi meiningin hevurveri góð tá ið mann hevudi sett hesa reglugerðinar í verk men eg haldi ikki tað tænastan endamálið í dag ø mann kundi gott fingið skipað tað øðrvísi á á nógvum økjum takk fyrija
takk jógvan leisini ger so væl
ja takk fyri sjálvandi tá ið vit tá ið allir myndugleivirnir fer at gera nakað broytingar so er meiningin góð altso tað sigur sjálvt vit kunnu hava ymsar meiningar um nøkur ting men meiningin er góð tað er tað klárt tí vit eru øll góð við okkara børn og at tey koma so at bæði tað at tey læra nógv men at tey eisini blíva sosial menniskir tað var eitt sum eg gloymdi at nevna og tað er eitt annað sum kom sum hann á jensen bara setti í verk uttan yvirhøvur at spyrja baklandi her í tinginum eftir tá hon var landsstýriskurinna fyri kostadagstiftilsøgani tað var at nú skuldi mann aftur krevja at týskt skuldi vera eitt krav fyri at sleppa víðari og tað er mín áheit eg trúgvi tað er eitt stress ein stressorsøk í skúlanum tað eiga vit at broyta aftur
ja takk so er tað hendrik aard ger so væl ja nú var
jógan lakin er sindurknavin upp á javnaðarfólkini men eg má nokk siga tað at tá ið hetta bleiv sett í gildi tá vór eingin av teimum sum sita her nú uttan er øso eg má nokk eiga hatta partur av tí men meneg má siga t tað eg hevði tað álit á tí stóra skaran á skúlaræyrarinm sum vorði inni her at teir fóru at seta eina skipaan í gildi sum var nær við tann perfekta nær við tann perfekta men hevur tað verið so sum so ú sigður jóana lakin tað at fyrr í dumpa tær frá í hondn í fuglafjarði og tað er tað er møguligt at tat verið so men eg gekk ein skúla tað kan tað var forboðið at brúka orðið dumpa skúlastjórin segði hatta orðið finst ikki tað first ikki at orðið dumpa mann kann brúka for lítið var ella eittnað etannrætningin og so og so mátti endani hoyrdi ein sensur fortaldi einaferð erð ein aðrastaðn frá landinum hvussu fantastiskt han gjørdi fyri at fáa tey eitt tvey trý sum vóru yvinkasom at fáa tey at detta upp um grenskuna
ja takk jógvan á lekin ger so vælja
tað er samd við hendrik gold at eg veit ikki um lærarin brúkti orðið at dumpa men tað var eitt útrykk sum bleiv brúkt men at tað var soleiðis tá sum var øgiliga synd í nógvum næmingum haldi eg eg hugsi um ymiskar persónar tá vit kenna vit sikkurt øll sum sum ja sum vóru noydd at ganga fleiri ferðir umaftur og ongantíð kanska ongantíð enntá lærdu at lesa ordiliga og so fóru úr skúlanum men sum vit sóu sum nevnt her kundu vera allar allar allarbesta arbeiðsfólk og og og og og og seinni lærdu alt møguligt altso so hetta er hetta er ikki lætt at generalisera um hesi tingini
ingilín didriksen strøm ger so væl takk fyri frú forn
kvinna eg ivist onga løtu í at tá ið mann hevur gjørt broytingar í fólkaskúlanum so hevur tað verið fyri at menna fólkaskúlan at gera tað gera fólkaskúlan betri hog eeg dugi væl at síggja at mann hevur innført hetta við einum ynski h men eg kundi hugsað mær eisini at spurt jógvan lakini um um mann ikki kundi ímynda sær at nú aftaná øll hesi árini at tað hevur verið í gildi og mann eisini hoyrir at um tað virkuliga er soleiðiar at børn verða hildin heima tí t tay kanska ikki fara at standa seg so væl í hesum royndunum og so framvegis at tað verður brúkt upp á tann mátan um mann ikkium jógvan lakini ikki kann ímynda sær ella heldur at vit eiga at eftirmeta akkurát hetta við hesum landsroyndunum og um tær røkja tí endamálinum sum mann sum mann hevði av fyrstan tíðja
takk jógvan lakini ger so væl
eg eri eingin ivi um at at alt hetta átti eisini at tað sumbi jóhannes joansæur var inni á mann átti at tað endurskoðaði tað er tað klárt og tað eiga vit alla tíðina at gera men altso tað at mann biður næmingar verða heima tá er okkurt galið við skúlaleiðslunum í mínum í mínum huga ja takk
takk edva jakobsen ger so væl
ja takk fyri akkurát tat r sum sum eg ætlaði líka at nevna nú kom jegum laken sjálvuri inn á tað tað er tað at eg verður sagt nógv ymiskt í dag millum annað sigur mann nú at mann fer runt og kanska fær onkrar næmingar at vera við hús fyri isegi at oyðileggja úrslitið tá tá tá veit g ikki oriliga hvar tann sum man siga ábyrgdin skal leggjast á tá tað tað er tað haldi eg ræðanti í mína verð tí tá hevur mann mann hevur eina loyslu skúlan sum sumtí eg haldi sjálv at at tað sum eg kenni til fólkaskúlan so so ger hvør lærari hvør sær eitt megnar arbeiði fyri at halda upp á saman upp á næmingarnar fáa tingini at bera til fáa skúlan at koyra á allarbesta hátt fáa tað soleiðs at mann fær lofta á øllum tey hava serstøður ág ymiskum slag og renna ímillum stovurnar tí gera eitt megnar arbeiði hvønn tann einasta dag og so hatta hatta hatta ljóðar løgið hatta vísir seg so at hatta skuldi verið tilfeldi so haldi eg atat
ja takk jógóðan lasini ger so væl
takk fyri ja eg eri samdur við edvu jacobsen og eg eg tað er eingin ivi um at at skúlarnir og lærararnir royna at gera sítt allarbesta men tað er øgiliga týdningarmikið at at ja leiðslurnar eru góðar og og og at og at vit eru menniskjanslig tá ið tá ið tað kemur til næmingar og vera vera góð við teir og og og tað tað vilja vit sjálvandi øll at at at at at tað ikki bara blívur eitt kappingarilement sjálsjálvt um kapping í sær sjálvu kann eisini vera gott tað kenna vit so væl frá ítrótti øllum møguligum har kann tað eisini vera synd í í í hesum ungu tá ið tey ikki sleppa uppí og sovíðari men at vit duga at at vera góð við teyð allíkavæl ha og og og ja nú bleiv tað tosa um hetta her at at at virka út frá num otað liggur ikki nakað negativt í tað sum liggur í tí tað er tað at vit taka okkum av øllum tað er tað sum liggur í tí takk fyri
ja takk næsta røða er so svang ger so væl
orðaskifti og vit eru komin inn á øgiliga nógv viðurskiftir og mann hevur so stutta tíð at mann tað er nokk so ringt at at avmarka seg meni eg havi hug at taka fatur í hetta her við at stillarin skrivar eitt sindur eg skilji tað sum at tað skal skiljast negativt at vit búgva í einum

og partamaðurin bjarni kárason petersen var inni á tí eisini og og viðvíkjandi sálarligari heilsu og heilsu sum heild so hevur tað heldur ikki so er tað ikki uttan týdning at ung fólk duga nakað og vita nakað og tað er høvuðsuppgávan hjá skúlunum at geva ungum fólki førleikar sum tey hava brúk fyri í lívinum grundleggjandi førleikar og ja tað hevur eisini nakað við at kunna arbeiða saman og vera ein góður vinir og og at duga at vísa umsorgan men tað hevur eisini við nakrar heilt turrar akademiskar førleikar at gera herfyri so hevði kringvarpið eitt innslag og tað kann sikkurt sigast alt møguligt um tað men tað ereitt sindur síðani at kringvarpið var úti á miðnámsskúlanum úti á glasi og har spurdu tey nøkur ung fólk um tey vistu hvat eitt fakfelag var og tað vísti seg at meirilutin av teimum sum vórðu spurd ikki visti hvat eitt fakfelag var og tað útloysti sjálvandi nakrar reaktiónir eg sjálv skrivaði eitt uppslag av facebook har sum eg helt at tað var ikki nøktandi og tað var ikki ætlað sum eitt briksl móti ungum fólkum tvørturímóti haldi eg at vit sum undanfari ættarlið hava forsønt okkara uppgávu tá ið vit lata ung fólk fara út á arbeiðsmarknaðin uttan at vita hvat eitt fakfelag er hetta er bara eitt dømi men reaktiónirnar upp á ta uppslagið vóru øgiliga ymiskar tað vóru nógv sum vórðu samd men tað vóru øgiliga nógv sum hildu at tað skuldu ung fólk ikki bekimra seg um hvat ið fakfelag var og har eri eg grundleggjandi ósamt tí tað hevur nakað at gera við tá ið tú fórt út á arbeiðsmarknaðin at tú kennir tíni rættindi og tað setir teg nógv nógv veikari sum menniskja at tú ikki hevur tei gndjandi førleikarnar og teir grundleggjandi vitanina um hvussu samfelagið fungerar nú var hatta bara eitt dømi og tað kann sikkurt sigast alt møguligt um akkurát tað innslagið og akkurát tað uppslagið hjá mær men eg haldi ikki at vit mugu gloyma í øllum hesum her at skúlin hevur eina uppgávu og vit øll undanfarni ættarlið hava okkara ábyrgd av at unga ættarliliðið megnar sítt lív eitt annað sum eg havi hug at siga um hetta málið tað er tað at tað er blivur dedeskuterað øgiliga nógvum royndir í skúlanum men á dagstovna økinum hevur sníkt seg inn ein skipan sum fleiri av okkum kenna tað blíva kallað fyri títt tiltøk í tøkum tíma og har er tað nemniliga at mann vurderar børn faktiskt frá tí tey koma á stovn og tú gevur teimum tú gevur teimum ein gulan ella ein grønan ella ein reyðan prikk alt eftir hvussu tey raðu klára seg o eg minnist ikki heilt heilt hvussu nógvum økjum hatta snýr seg um men eg meini at tað er hvussur eini hálvtrýss prikkar tú fær sum fyri mær at síggja er í veruleikanum at innføra eina karakterskipan á dagstovnuøkinum tí tær stovnar sum brúka hetta her og foreldur sum kenna til hetta her jamen tey sammeitta síni børn hvussu nógvar grønar prikkar hevur títt barn hvussu nógvar reyðar prikkara hevur títt barn og hvussu nógvar gular hatta verður aldrin tosað um alment men vit tosað øgiliga nógv um at tað eirt syndur teimum sum ikki fáa hægsta karakter í skúlanum og samtíðis so lata vit skipanir sum hesar sníkja seg inn á dagstovnaøkið har sum mann kanska frá eitt ára aldri verður mettir um førleikarnar hjá einumsum menniskja men tað sýnist at vera blivið innført við eina einari einum positivum og og góðum motivi og tí verður tað góðtikið men eg veit um eg havi hoyrt foreldur snakka um hesa skipanina og akkurát sum at karakterirsdressa børn so kann tað eisini stressa foreldur at vita at mítt barn hevur so so nógvar gulaprikkar og so so nógvar reyðar prikkar tað haldi eg eisini at vit átti at umhugsað um tað skal umskipast tíðin hjá mær er farin takk fyri
so eru tað nakrar viðmerkingar við jóhannes joansara festhjálp
ja sjálvandi nú var ruttvange komin inn á heta her at mann skal at mann skalikki vera bangin fyri at avrika men tað er tað er slet ikki tað teir draða seg um tað er bara tað at í vanligvísi skúlanum skal mann sjávandi læra teg vanligu tingini men tað má vera í einum tryggum umhvørvi soleiðis at mann følir seg tryggan við tað sum mann lærir og ikki skal testast alla tíðina og og og at tað skal blíva líkasum endamáli í tí tum skal læra tað il sig a tú skal testast altso tú skalt læra tað sum skal testast í men tú má kunna læra alment alt sum er og hevur við lívið at gera og við lívið uttanfyri skúlan og tað mást tú gera í tryggum umhvørvi og tað haldi eg mann lærir at royna at gera og leiðslur royna at skipa tað soleiðis men tað kann vera forstúrrandi visti tað blíva øgiliga nógv endamál blívur ið í sær sjálvum testingi tað er tað sum sum kann vera ein forstýrandi element og so er tað tað at mann sigur tað at til dømis at finnar eru tær bestuna fyri tað sum eidu pisakanningar men tað eru nógv viðurskiftir í finska samfelagnum sum
ruttvang
takk fyri eg eri púra við uppá og eri fult út kreið yvir at a sálarligur trivnaður er ein fortreyt fyri at læra so tað er ikki tí at eg upp á nakran máta vil undirmeta týdningin av sálarligari heilsu men eg eri bara bangin fyri at altso hetta her við at tú bara vilt gera tað lættari og lættari fyri børn og ung at tað kanska ikki er leiðin fram hetta her at blíva vorderaður og testaður tað er ein veruleiki í lívinum tú fært ikki koyrikort uttan tú skalt upp ikki til minna enn tvær royndir tú fært ikki tú fært ikki eitt starv uttan tú verður vorderaður og hvussu her eina ferð og kanska fleiri ferð tað er nú einaferð ein partur av lívinum og eg kundi hugsað mær at kanska tær royndirnar vit høvdu í skúlanum nógv meira metti um lærararnir enn tað møttu um næmingarnir tí tað er jú har ið allir munurin liggur hevur tú ein ein góðan lærara ella hevur tú ein vánaliga ella ella góða undirvísing ella vánaliga undirvísing hevur ómetaliga nógv at siga fyri hvat tú fært burturúrtakk fyri

takk fyri harra formaður nú bleiv eg øgiliga hørm at hoyra hvat ið ruttvang sigur um títt sum merkir tiltøk í tøkum tíma tí tað er eitt amboð sum skal lýsa trivnaðin hjá barninum og ikki eitt barametur um um tað er rætt ella grønt ella hvat er men tað r eitt amboð hjá starvsfólkunum at hyggja eftir hussu ittbarnið trívist og at seta inn og rætta upp sum skjótast har ið umhvørvin eg komi áfrá eru bæði starvsfólk og foreldur ómetaliga væl nøgd við tað tí tað vísir seg at tú hevur eina púra greiða man siga foreldur og og starvsfólk hava púra greiðar ætlanir og vitanir um hvussu mann samskiftar og hvat mann tosar um og einki uttanum tos so set mann inn tað dragast sum trivnaðin hjá barninum fyrst og fremst og ikki eina skráseting um at hvat barnið kann og ikki kann
vang
takk fyri eg kenni gott hesa skipanina altso tað tað hetta er ein øgiliga umfatandi sum sum er ein heildar meting av barninum og tað er ein vurdering av hvussu barnið klárar seg og sjálvandi er tað grundleggjandi arbeiðið hjá einum námsfrøðingi at vordera um eitt barn mennir seg ella ikki men tá tú fært eitt so ítøkiligt amboð har sum tú yvir fyri foreldrunum týðilig ger øgiliga ítøkiliga um títt barn livir upp til ein grønan ella ein gulan prikk so er tað eisini at skapa eina avriksmentan líka frá dagstovni av takk fyrija tak

harra formaður onkur hevur spurt meg hvat tað er at vera miðfloksfólk og ta havi onkuntíð sagt at tað er at vera tjúgu prosent javnaðarmaður júgu tjúgu prosent javnaðarfólk tjúgu prosent fólkafloksfólk tjúgu prosent sambandsfólk tjúgu prosent tjóðveldisfólk og tjúgu prosent er so miðflokkurin øh í hesum førinum so eri eg øgiliga nógv javnaðarfólk eg haldi ati spurningarnir sum om niðurstøðurnar sum johanes joensen kemur við millum annað hann sigur hvat ger tað við okkara børn at stór krøv verða sett frá barnsbeini uppskotstillarin heldur at tað er skeivt at síggja fólkaskúlan sum eina klekingarmaskinu við endamálini at fáa effektiv vaksin fólk við góðum próvtølum eg eri so ómetaliga samdur eg haldi at tað at seta fólk til royndir og at seta tey til testir tað er nakað sum skal bíða til tey koma inn í tey vaksnu árini tað er ikki nakað mann skal útseta børn fyri tí hvat brúka vit í grundini til altso eg minnist væl karakterbøkurnar sum vit fingu tá ið vit gingu í fólkaskúla og tað var ómetaliga til vildarit í nógvum førum hvussu í karakterini vóru skrivaðir altso sera væl og væl og miðal gott og og vánaligt og og rímiligt og sømiligt og eg mg minniki hvat alt møguligt var og so var ein kolona fyri atburð og sovíðari og tað var sá kanska ikki altíð so gott út og sovíðari so kemur mann heim til foreldrini við hesum her og so sita tey og hyggja at hesum her og at tað stakkast barnið stendur og skal forklára foreldrunum hví ið tað sær soleiðisnar út har og barnið kann ikki forklára hví lærarar hvussu lærarin er sær upp á eit barn tað er fullstendiga vónleyst eitt eitt eitt tíggju ár ella tólv ára gamalt barn eg haldi at henhendan skipanin eg veit ikki um hon skapar ringa sálarheilsu tað er kanska at fara í so langt men tað at mann beginnir at gera mun á børnum við karakterin í barnaskúlanum er tað haldi eg er skaðiligt fyri teirra trivnað og fyri teirra grundarlag fram í lívinum tað eigur ikki at verða gjørdir munir á børnum eg haldi tann besti mátin at avloysa hetta við tað eru samrøðurnar sum lærararnir hava við foreldrini har kann mann fáa avvikla tað sum mann roynir at avvikla í samband við karakteri har kann lærarin siga at ja vit hava nakrar ávísar avbjóðingar í føroyskum ellha vit hava avbjóðingar í rokning matematikk ella hvat tað skal vera tað er har tað gongur fyri seg og ikki á einum pappíri hvar mann setir ein kross og sigur at ta er vánaligt og so víðari tí hetta hetta barnið skal vísa øðrum altso tað gera børn tey tey spyrja hvønn annan hvat hvat fekk tú hvat fekk tú og og tað blívur eitt problem eg haldi slett ikki at tað er tað er gagnligt fyri nakran sum helst part og tí tí eg má eg siga eri øgiliga samdur við johannes joensen í at mann mann eigur at endurskoða hetta og allarhelst allarbesta var mann fekk tað vekk tí børn eru slett yvirhøvur ikki tað er sletki gott fyri tey at skula standa skúlarætt og skula standa royndir so ung sum tey eru tað eigur at bíða inntil tey blíva eldri og vaksin rutvang tosar um koyrikort og hon tosar um alt annað ja tað tekur mann ikki tá man í smábarn tað tekur mann tá i mann er blivin vaksin og tað er jú rættiliga stórur munur so latið børnini sleppa at vera børn í fólkaskúlanum eisini og latið okkum gera alt fyri at goyma kunnu vit siga munirnar sum eru á børnum um nøkur eru super interligent og onnur eru kanska seinni á veg la okkum ikki brúka karakterir til at gera mun á teimum so tíðliga tí veruleikin er tann at nógv børn koma ígjøgnum fólkaskúlan við elendium karakterum men knappliga so brestur fyri nev og tey blíva frálíkir næmingar bæði í miðnámsskúla o og í í hægri lesnaði so tað tað sigir so ótrúliga lítið um tey og teirra møguleikar um tey fáa nakrar vánaligar karakterur í barnaskúlan og tað sigur akkurát líka lítið um tey fáa góðar karakterur og eru eitt sindur hovin ígjøgnum allan barnaskúlan og so tá ið tey koma í vaknmanalívi so hildu tey tað at tey vóru nógv betri enn tey í veruleikanum vóru og tað kann so aftur blíva ein øvuti trupulleiki hjá teimum so eg haldi at hetta e eitt gott uppskot og eg haldi at tann tann bólkurin sum situr á arbeiði við hesum her eigur at taka hetta inn í arbeiðið takk fyri harra formaður
jóni nols joensen
og tað var gott at hoyra biljus lindesen koma við sínar røðu tí at tað er púra samdur í øllum tí sum biljus lindesen fór fram serliga hetta her við at vit øgiliga tíðliga í lívinum hjá barninum byrja at at testa altso lat barnið vera barn sum longst og lat so testingirnar koma seinni tá tey koma upp í framhaldsdeild ella hvat eitur tá tey skulu førast víðari út í í lívið og tað akademiseraðu lívið tí tað er eingin grund til at byrja at byrja fólkaskúlan til at gera tað til akademi ella ella ella gera tað so innviklað tað heila og hetta her við tí tá ið barn trívist so lærir tað púra automatiskt og tá skulu vit taka sum tey komu fram um tær sína góða kjakin sum eg verði í dag um at her at vit alla tær uppgávurnar sum eru lagdar á lærarar í dag tað fer burtur frá sambandinum millum lærarar og næmið so tað er alt at forkerta vegin so bara takk fyri eina góða røðu takk fyri
ja takk fyri
djórum nólsoyeles eru púra samdur atvit eiga atlata børnini fáa frið og lata tey sleppa at vera líka so vítt gjørligt upp ígjøgnum øll barnaárini tað hevur alsnóðan týdning fyri teirra trivnað meðan karaktergeving er við til at up á ein ot annaða máta at í í summum førum at onkursvegna seta nakrar smáar veggir upp í millum børn og tað tað má mann ansa forbankavæl eftir altso tí tað er tað er so tað skal tað skal einki til í einum umhvørvi av børnum at eittlo annað gevur gevur andlegg til happing til dømis sum so aftur skapa mistrivina og tað altso teimum teimum sær hvussu børn eru tú mást vera upp á vakt alla tíðina at syrgja fyri at at slíkt ikki farið fær umstøður at at nørast so

børn koma til so øgiliga nógvar royndir altso tað er væl í framhaldsdeildini vit hava royndir tað er væl tað vit snakka um vit snakka ikki um frá fyrsta flokki at børn taka royndir burtur frá hasum lands og pitsareindunum men eg hugsi meg teg við at vit altso at børn skulu vera líka kanska er tað tann sum klárar seg í skúlanum sum nemliga fær sjálvsáliti av at duga væl í skúlanum sum ikki dugir at spæla upp á eitt instrument sum ikki dugir at spæla fótbólt sum kanska ikki eigur so nógvar pengar sum onkur annar vit verða aldrin líka tað sum hevur týdning er at læra okkara børn at virðið á tær sum menniskja liggur ikki í hvørjum tú dugir og hvørjum tú ikki dugir tí vit koma ongantíð at vera líka og tað skulu vit heldja ikki streymt betur takk fyri
riosinussen ja hatta var ov
umetaliga væl sagt av ruttvang júst tað at at virðið í menniskjanum liggur ikki í tí sum hann dugir ella ikki dugir men tað er tað sum hendir serliga hjá børnum tað er tað at børn eru so ræðuliga skjótt skjót til at seta virðið á hvønn annan og tí skulu vit sum vaksin ikki seta system upp sum skunda undir tað men heldur royna at avmontera tað ja alla aðrastaðni altso mann hevur hoyrt um ræðuligar søgur úr japan til dømis sum er eitt avrik samfelag hvar ið tú hevur eina ekstrema sjálvmorsrato fyri heilt ung fólk hví hevur tú tað tí at tú tú tú skalt uppnáa so ræðuliga nógv ting og tú skalt tú kappast so ekstremt í einum samfelag sum japan til dømis sum sum ger av við nøkrum menniskjur tað er tað er ræðuligt fyri trivnaðin hjá teimum sum eru taparar hjá teimum sum eru vinnarar er tað sikkurt allititers men vit mugu ikki skapa taparar orsakað av nøkrum systemnum sum vit vaksa menniskjuna halda er snilt

harra formaður vit tosa um um støðumet og karakterir og royndir og ruttvang tosaðu um um prikkar gular og reyðar prikkar og tað sær út sum at mín partamaður fær prikkar av støðumetum og og eg eg eg kann ott eg kann gott fylgja hesum her í í tann forstandi at tað frostrraði nú er tað ikki so lant síðan eghavn ver næmingur bæði fólkaskúla og miðnám og nú á universitetið at serliga framhaldsheildin frostreraði teg meg at næmingar fukkuseraðu so nógv parakarakter eg persónliga fekk ofta skotið í skógvani tú fært altíð á tígjtali tú fært altíð eitt tólvtal o og akkur sum at at tær gjørdu metil nakað meira enn tey sum stríddust í at koma upp um hetta sjeytalið og tær sum tær typurnar sum har dámdi allarbest tað var teir sum skitia um teir fingu eitt tíggjtal ella sjeytal bara teir bestóðu skúlan og komu og o vit síggja teir í dag sum skiparar sum góðar sjómenn sum handverkarar altso hvar er fokus hvar er fokusið hjá okkum
ja so spurningurin um vit skulu vanda okkum eitt líkia sindur orðini so er tað billiosinossen ger sog væl
takk fyriharra formaður ja eisini væl mælt avsteffan klein poulsen eg haldi vit altso tað er tað at vera barn og tað hava vit havt øgiliga nógv fokus á í miðflokkinum í øllum okkara politikki tá ið vit tosa um rúsdrekkapolitikk tá ið vit tosa um alt møguligt so hevur tað týdning at vit skapa eitt samfelag í øllum liðum sum er gott fyri børnini fyrst og fremst og at vit vaksnu til síðusseta nøkur av okkara tingum visti neyðugt fyri at tryggja at børnini fáa tær bestu umstøður til at trívast so væl sum til ber so sæð serliga út við við við teimum brillunum so haldi eg at hetta her uppskotið er sær áhugavert og eisini tá mann hugsar um at tað er í veruleikanum ein skúlastjóri sum hevur lagt uppskotið fram so mann kann ikki seg annað enn at hann er hvussu sær við sínum eygleiðingum eisini veit hvat hann tosar um takk fyri harra formaður
ja so fær jóhannes joensen orðin
ger so væl takk fyr formaður hetta hevr verið eitt fínt orðaskifti og hevur eisini víst á hvussu týdningarmikið tað er at endurskoða skipanir sum seta í verk tí tað eur einki at snakka um at mann hevur ætlað nakað gott við tí og eg kundi ikki vera meir samdur við billjustinussen undanfarna røðara í tí sum hann segði eg helt hann orðaði seg øgiliga væl at tað at mann mann áleggur testskipanir ov nógvar á børn e er ikki rætt og at mann ger so stóran mun at børn er heldur ikki rætt men skalt royna at hava tey í hesum góðar postiva felagsskapinm í skúlanum so leingi som møguligt men tá ið tað er sagt so so skal eg bara upplýsa at mann hevur nógvar testir frammanundan tú hevur lesiroyndir og annað sum eisini gagna næmingunum beinavegin frá fyrsta flokki av men tað verða gjørdar øgiliga væl og og verða eftirmettar øgiliga væl og tær eru til gagns fyru næmingarnar men tað verður ikki samanmett við hvønn næmingar tað er bara nakað sum sum skúlin iikuldi skúlanr taka sær av og eingin fær nakað innlit í tað uttan skúlin sjálvur men orðaskifti verður gott eg kann havi ikki nógva tíð til at siga meira num hetta her evnið vónandi fær ta góða viðgerð í mentanarnevndini soleiðis at vit blíva samd um at vit fara at eftirmeta skipanina og royna at skapa eina skipan sum er góð fyri børnini serliga lærararnar og leiðslurnar í skúlunum og sjálvandi eisini foreldrini hjá børnunum soleiðis at i fáa ein ein betri fólkaskúla í framtíðini so mín vóni er at vit eru positiv í mentanarnevndini og koma út sum ein samd nevnd og fáa samtykt eitta uppskotið soleiðis at vit fáa eftirmett landsroyndirnar og pisaroyndirnar í framtíðinitakk fyri
tar er viðmerking frá beini johannesen ger so væl
eg haldi sjálvandi tað at mann tosar nógv um hesum við korterini tað er tað mann tosar rætla nógv um tað tað kann eisini vera eitt sindur nógv ella hvat tí at tað er jú ikki tað sum definerar øll men tað var helst verið sum sær at aftan vit fáa børn gjøgnum fólkaskúla at tað hevði tað einaferð komað út til arbeiðsløg og veruleikan kann mann siga at tey ikki kundu takaaka eitt nei at tey ikki kunnu tola tað at tað er at mann fær at avsla viðhvørt at tað er niðurtúra viðhvørt hjá tær kunnu vit bara balla tað inn í eitt sørt boppuplast sum ein hevur oftani upp á væntað tað at vit koyra tað smertifrítt gjøgnum allan ungdómin mann má eisini vita tað tá ið mann kann gera ting betri og so framvegis so tað má hava ein fíl balans millum tað at sinn fór nógv við at fokusera á korteru og so at slett ikki hava nakað at fokusera um mann kann gera betri ella ikki takk fyri at forma
ja johannes joensen
ja tað sum er ein misskiljing haldi eg tað tað mann heldur at at gera børn rog bust er ligvið at at testa og ati hava royndir við børnum soleiðis gert tú ikki børn ro bust eftir mínari fatan tú gerst børn ro bust við at lata tey royna seg sjálvi í ymiskum felagsskapinu í ymiskum støðum og tí má mann arbeiða kreativt og arbeiða við sjonert í skúlanum við ymiskum arbeiðshættum sum gera tað at børn gerast so bust í einum felagsskapi í eini royndarverkskætlan í ein einari uppgávu sum ger at tey mugu út á kantin men tað gerst t ikki endiliga við at testa tey spurningum tað er totalt mínari verð í hina grøvuna eg haldi sletta yvirhøvur ikki at tað gagnar yvirhøvur børnum í londini tað kunnu vaksin orðna takk fyrija
jaso var hetta orðaskiftið e liðugt er ikki fleiri sum hava biðað um orðið og hetta málið verður beint mentanarnevndni áðrenn vit fara til næsta mál skal eg boða frá framløgu tað er soleiðis at árni skoli landsstýrismaður hevur lagt fram uppskot til løgslóg um broyting løgslóg um sjófeingi til sjófeingislógin brúksskylda og at leingja gildistíðina á rættindum magnus rasmussen hevur tvey uppskot sum hann lagt fram tað er uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um barsilsskipan tað er hækking av inngjaldi útgjaldi annað og hitt er uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar annordning við kraftret forferðini av visr bestemmilsir við forskelligu lóg um endring av lóg um finansiell virksemet tað vóru hasi trý málini sum skuldu leggjast fram í dag sovar tað gjørt so fara vit víðari í dagsskránni og nú er tað uppskot til samtyktar um at fáa útbúgvið fleiri námsfrøðingar sum eru til viðgerðar til tingmál nummar trýogtjúgu tað er fyrsta viðgerð vit skuldu biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkin er tað beinir johannesen fyri javnaðarflokkindjóni nolsø joensen edvar jacobsen fyri sambandsflokkin beintaloyva jacobsen fyri tjóðveldi steffan klein poulsen fyri miðlrutvang fyri framsókn so fær beinir johannesen orði ger so væl
takk fyri harra formaður hev a hera uppskot til samtykna at fáa útbúgvið fleirir námsfrøðingar frám og tað er øll tingmanningin hjá tjóðveldi sum eru uppskotsetara til hett her uppskotið her og hettar uppskotið hevur verið fyrr fyrr og tá hava vit líkasum eisini lagt dent á at mann hevur arbeitt í hesin her og tað arbeitið t so kans mann siga givið úrslit í so máta at at fíggjarlógini sum er nú so er tað so sær at vit hava sett pengar av til at taka ein eyka flokk av námsfrøðingum inn og tað er øgiliga positivt í so máta at vit hava lagt dent á at vit skulu útbúgva til tann tørvin í samfelagið hevur vit hava sett pengaravtlanuna eyka flokk av sjúkrarøktarfrøðingum sum eisini er farið í í gongd nú og nú ætla ætla vit so eisini at útbúgva fleiri námsfrøðingar og seta pengar av til tað so í so máta so hava vit í tað fíggjarlógin árnanferð í samtykt og vónandi verður tað ikki broytt so hava vit ella so herur løgtingi samtykt tað at ella skuldu vera útbúgvið fleiri námsfrøðingar so tað er hvørtfalt gleðiligt og so er tað júst hetta her við at mann skal hava viðgerðaðum tørvur á tveimum útbúgvingum og tað hava vit eisini viðgjørt fyrr og har hava vit so eisini landstýrsmaðurin ofta verið inni á tí at mann hevur arbeitt við tí og tá vit fara at hava hetta her málið til viðgerðar so so hevði að verið gott at vita eisini tá vit fara at hava hava málið viðgjørd í mentanarnevndini har vit koma at kalla hoyringspartar inn og harumframt eisini landsstýrismannin at vita hvat ið líður í hesum hari arbeiðinum at vita líkasum hvar mann er komin til og um mann er komin til akkurát hetta her at mann skal deila íin tvey við við kunnleika ávika vist dagstovnøki í sernámsfrøði sum mann hevur tosað um so eisini hvussu mann skipar tær útbúgvingarnar verður tað so sær at mann hevur kanska tey somu grundskeiðini á báðum økjum og síðani spesialiserað seg ella hvussu tað verður so at tað er koyrt a hvussu støðan er nú so athetta her uppskotið her tað skal eg fáa eina góða viðgerð í mentanarnevndini tað við at útbúgva fleiri har eru so pengar settir av sum nú er og so so hi verið tað eisini áhug vert at vita hvussu liður í hvussu gongur í tí arbeiðinum atgera útbúgvingin øðrvísi enn hon er í dag tí eru hvørfalt nakað sum vit eisin mugu fáa greiða í mentanarnevdini so hetta he skal fáa eina góða og virðiliga viðgerð frá okkum í mentanarnevdini takk fyriharra formaður
ja takk so er tað næsti røðari og nú er tað djóni pláss hjá joansæum ger tað væl
a formaður til viðgerðar er sum undanfarni røðara eisinivar inni á upp at útbúgva fleiri námsfrøðingar fráettauppskot frá tjóðveldi og tað e ikki fyrstu ferð tað er hevur verið fyri e haldi hvussu er einaferð tað var í eingin sum eg haldi tvær ferð har tað so hevur verið í teimum tá ið ta e verðið í nevnd so er tað komið við tað at tað er nakað sum landsstýrið arbeiðir við men tað er gingið heldur trupult menni og og landsstýrismaðurin hevur so

august altso móti endanum av teirra kasu man siga seto og og har visti mann skal koma við einum einim kritikki so er tað tað at tað skuldi mann havt trý ár til at kunna fingjð ther í lag og og men tað góða er so tað at tað kemur ella vónandi verður ein flokkur komin tikin inn afturat men eg havi hug at byrjan við tí síðsta ein av teimum síðstu setningunum í viðmerkingunum hjá uppskotsetaranum og tað er at vit eiga altíð at stíla eftir hægstu fakligu góðsku til okkara børn og borgarar annars sum tørva tænastu tað er eitt sindur í tráð við tað málið sum var eisini frammanundan at vit hava útbúgvi starvsfólk góðar lærarar góðar námsfrøðingar til at vera um okkara børn tí tað kjakið sum hevur verið um hetta her hvr hvar kemur hetta frá við at tey ungu hava lt í sálini um tað ersamfelagsgongdin generelt sum skal generalisera so er tað tað at vit vit hava ella vit eg veit ikki á onkran máta tað sambandið millum tann vaksna og barnið er í vanda eitlanastað og tí er tað alneyðugt at vit har sum børnini eru at vit hava so góð og væl útbúgvin fólk sum yvirhøvur gjørligt tí haldi eg tað tann setningurin er øgiliga øh um uppskotið sum heild so kann mann siga tað at eisini víðari í í tekstunum í viðmerkinguni hjá okumskumsetaranum so verður tað víst á ati tað eru nøat at námsfrøðilig økið er spert og at tað talið á børnum er hækkað so seta tað eisini størri krøv til námsfrøðiligu dagstavnatilboðini tað eru víst hevur verið á truplar arbeiðsumstøður lágarnormeringar og frostratiónin eru generelt tað hevur enntá verið sett spurnartekin við tá ið nú tað er verður frammi at stovnar muga steingja tíðlia upp á dagin ati at tað hva kanska líka frægt av børnini er onkra aðrastaðni ella eru verða passaði heima av av øðrum fólkum ella tað verður tað verður nógv kjakast um hvat so alternativi er til enntá eisini tá ið kritikkurin herfyri var um

barnaheimin var líkasum tað vóru nakur kritikkur tá og at mann kanska heldur hevði frægari av at børnini kanska vóru onkr aðrastaðni enn á landsins stovnum so tað er e ein kritikkur sum er millum fólk sum sum mann eigur at taka í politsku skipanini í álvara og tí tað er so mikið álvarsligt etta her við at vit seta spurnartekin við har sum okkara børn eru tí tað skal vera trygt og tað skal vera mennandi tá i tað ikki er tað tá fólk byrja at seta spurnartekin við tað so er tað stóra orsøk til at at rópa líkasum vercóð og at vitnú mugu líkasum koma við alternativum loysnum til at loysa tann trupulleikar tær avbjóðingarnar sum eru á økjinum og tað má eg siga at í hesum her tá ið vit kjakast um at fáa útbúgina námsfrøði so eru hatað ikki komið nakað inntiativ frá landsstýrinum yvirhøvur tí tað kundi verið soleiðirar at mann gjørdi tað lættari hjá fólki sum hava arbeitt á eina tíð á økinum um at koma lættari ella fingið

tikið av læruskeinum at tey sluppu meðan tey arbeiddu kundu verið íítikið eini tvey ár á á pedagogsskúlanum tað kundi verið ð vit hava einki sæð ítøkiligt boðsæð tað kundi verið at mann meðan meðan mann gekk skúla fekk fekk løn ella mann fekk starvsløn fyri at vera í praktikk og hvørtáð síðnum vit hava einki sæð vit hava einki ítøkiligt sæð til at loysa henda trupulleikan tað verið hildið henn og tað verður tosað í álitum um at tað verður arbeitt við málinum men tað nú eru vit komin skjótt farið inn í tað fjórða árið í valskeiðinum og tað er einki hent tað má vera mín kritikkur av hesum her og tí er tað eisini kær komið at vit javnan seta tað á skrá seta tað á skrá her í løgtinginum fáa kjakast um hesi tingini tí her eru ting sum kunnu loysa sum kunnu gera tað betri á økinum

í tekstunum so eitt áhugavert sum verður nevnt eisini tað er het her at tað bleiv gjørd ein ein trivnaðarnevndin fekk eit eitt fekk upplýst frá mentamálaráðnum í tvey túsund og nítjan atmanglin upp á námsfrøðingar varð tá sambært hesum trý hundrað og fimmogtretivu bara á sum eg skilti á á dagstovunu økinum og tað er tað e e øgiliga stórt tal og tað verður bara tað sum kemur út av lærurskúlanum er bara tað sum svarar til tað sum fer út av arbeiðsmarknaðinum so tað er tað eg tekni upp á at tað eigur t at setast meira inn og og her eiga vit at kaskui man siga at gera okkum tað arbeiði nógv betri hetta sum hevur við tað sum eisini er nevnt í hesum hesum uppskotinum tað er tað um vit skulu deila útbúgvingina í tvey og har havi eg alla tíðina tái ið tað eisini evur verið fyrr frammi so eg havi eitt ávísa skeptis við tí at vit hava pá onkran máta tí ein námsfrøðingur hevur eisini gott at hava skifta starv av og á ella soleirnar og visti tú tá er tað gott tað kann eg bara siga fyri meg sjálvan at vit hava bæði beinini at standa tá tað hevur við tað sernámsfrøðiliga og tað vanliga dagstovnaøkið at gera tí at vist tú bara hevur tað eina so kann tað ver eit sindur trupult at koma inn á hitt tí í í ting broytast útbúgvingar samfelagið broytist og avbjóðingarnar vera størri og so er tað kanska at ringt vist tú bara hevur eina sergrein í námsfrøðini tað góðar við at hava tað saman hvussusur eitt basisár er tað at tú kanst líkasum standa á báðum beinum tá ið tú hevur og skalt møta teimum avbjóðingum sum eru frá á dasanøki tá tá tú skal møta foreldrum børn við serligum tørvi og so framvegis tá er tað gott at hava eina ella hava líkasum eitt bein líkasum avagi at nomi við tær tær tær greinarnar í útbúgvingini so eg eri eitt sindur eg ikki so øgiliga bara fyri at vit skulu deila tað upp men at vit hava í hvussu so eina basu har øll kunnu vera ígjøgnum og so kann mann so kanska tey síðstu árini nágreina seg meira í einari sergrein ella hava øktað praktikk í tí tað kundi eisini verið í tí akkurá økinum sum mann velur seg tað sum mann velur til

tað er hetta her við at at vit skuldu minnast til ati námsfrøðiliga økið tað fevnir øgiliga víða og og vit síggja námsfrøðingardag sum arbeiða bæði áá støðunm sum hann ikki arbeiddir fyrr og tað ger tað at útbúgvingin blívur breiðari og hon blívur fjølbroyttari tað verður seg innan fyri eldra øki tað verður seg innan fyri skúlan eisini har vit har vit síggja fleiri námsfrøðingar fáa størv og eg haldi at tað eisini í mun til tað trivnaðin sum vit snakka um í tí málinum sum var beint undan hetta her við har vit ofta snakka um at lærarin hann er upptikin av nógvum øðrum uppgávum at tann trivnaðarparturin oglærarin er góður til ta fakið sum hann er og og kanska sohoyra vit lærara eisini tosa um at teir næstan heldur bara vilja undirvísa heldur enn at taka sær av trivnaðarpartinum so er tað eisini í framtíðini við vert at taka við í kjakið at vit líkasum hann hevur í grannalondunum hjá okkum námsfrøroyingar inn yvir sum sum sum hyggja ella sum eg arbeiða við tí trivnaðarliga partinum tað kundi fyribyrst haldi eg nógvum støðum eg trúgvi at tað er ein partur av framtíðini eisini her í føroyum men vit eru kanska ikki komin ordiliga til tað at vit vit loyva av tí men men eg haldi at tað er ein ein ein gong loið at fara heils

ja so alt alt haldi eg at her er og sum eg eisni sagt fyri tá ð hetta her um málið hevur verið til viðgerðar í tinginum fyrr so er hetta eitt eitt gott uppskot og nakað sum vit eiga at gera meira við eg haldi at landsstýrið hevur halt eitt sindur við at fingið hetta í gongd sum eg segði í byrjanini eisini men hvat gleðir eg er so tað at t at landstýrismaðurn hevur sagt at tað verður tikin ein inn komandi summar ein flokkur við námsfrøðingum og tí skal hetta her fáa ta bestu viðgerðina øí í mentanarnevndini hvussu verður frá frá javnaðarflokkinum takk fyri harra
ja takk feinta lovið eina viðmerking til tú tá takk fyri at
ar formaður nú nevnnir gjón nols joensen nevnia hetta her við at summir stovnar mugu lata aftur tí tey ikki hava starvsfólk og vit hoyrdu eisini í eysturoynni at hava fólk ella hava tey eisinigjørt vart við at har tørvur á námsfrøðingum og øðrum henda samgongan ú hon siti í skjótt hálvt fjórða on fara undir síðsta valskeið hevði hon ikki havt allan møguleika at bøtta um hetta um so var at hon beinanvegin í tvey túsund og nítjan son tók við tók eykaflokkar inn við námsfrøðingum tey høvdu skjótt verið liðug a útbúgvin høvdu tey ikki kunnað bøtt um hesar her trupulleikarnar her takk fyri

formaður takk fyr viðmerkingina tað er púra rætt sum beint á løgu føri fram ati her hevur verið tóvt ov leingi altso tí vit hava havt møguleikarnar í í ølli trý árini at fingju ein flokk inn og tí skilti eg slett ikki tað at at tað bleiv altso alt gott um at sjúkrarøktarfrøðingar blivu tiknir inn men tað er ikki har akkurát at at tann mesti akuttust tørvurin er tí t tann er á tí námsfrøðiligu økinum og tí tí skilti eg slet iki ta raðfestingina sum bleiv gjørd fyri fyri tveimum ein av landsstýrinum attí at tí at tað hevði verið nógv meir passandi um meira viðkomandi at tikið ein ein ein námsfrøðiligflokk inn tí at sum eg vil eisini skilta hoyringunum frá lærarasú ella frá frá pedagoguútbúgvingini so høvdu tey møguleikar longu tíðliga ella fyri einum tveimum trimum árum síðan longu eisini vistu tey høvdu fingið eina ávísar fyrirøgia aging afturat verður klár at tikið ímóti einum eyka flokki so so hnei har kann má eg siga at at landsstýriðhevur dumpað í mun til at fingið fingið skjótari ferð á at útbúgva fleiri námsfrøðingar takk fyri harra formaðu

ja skilagott sum nóls djón nós joensen fóri fram eitt annað sum hann førdi fram har eisini sum eg veit eitt sindur um tað er at mann niðri í danmark hevur eina skipan har sum mann kann arbeiða tá ið mann arbeitdi seks ár so sleptur mann inn á námsfrøu útbúgvingina mann hevur meritt so at siga er tað nakað sum hann burdi kanska innført í føroyum ella sum mann hevur hugsað um at innført tað kundi landssmaðurin kann kanska svara upp á um hann var her men men eg ætlaði bara at spyrja jónas jónnals joensen um tað hevði verið skilagott sum hann fekk útbúgvið fleiri námsfrøðingar takk fyri

og fyri viðmerkingina johanes joensen ja hatta er heilt sikkren gongd leið sum eg eisni nevndi í mínarirøðu ati vit hyggja upp á tey mongu dugnaligu hjálparfólkini sum eru runt um sum ofta mann eisini hevur enná verið frammi í miðlunum sum eru ofta tey sum erubulurin á á stovunum runt um kring altso tá ið tá ið pressi blívur so stórt og og ábyrgdin blívur so stór kanska hjá hjá námsfrøðingum sum fara aðrastaðni so er tað ofta kanska hjálparfólk sum hava arbeitt í nógv harrans ár sum eru eftir og sum eg eisini tá i í mínum dagliga yrki havi roynt at eisini prepparera til at fara víðari og lisið men tey síggja fyri sær at at arbeiða ella fara burtur frá arbeiðsmarknaðinum í fýra ár og og bæði fakliga og og lønarmessia at at seta seg aftur so seta seg aftur av tí orsøkini a og tí vildi tað heilsingur verið kærkomið vissi mann varð hugdi upp á tað hvussu kunnu vit gera tað soleiðisnar at tey hjálparfólkini fingu møguleika tikið útbúgvingina har tey blivu góðskrivað í nøkur ár eisini í mun til tey hvussu nógv tey arbeiði so heilt avgjørt nakað sum mann eigur hyggja nærri uppátakk fyri
ja takk fyri næsti røðari er edvar jacobsen gersuhalleðar
formaður ja hetta er eitt uppskot frá tjóðveldi í sambandi við uppskot til samtyktar at fáa útbúgt fleiri námsfrøðingar tað mar bara hyggur eftir viryvirskriftini so so haldi eg tað ati at tað kanska kemur nakað seint tí at hetta er eitt mál sum eg sett á skrá væl og virðiliga tar pengar settir av á fíggjarlógini til komandi ár til at taka ein námsfrøðiklassa inn afturat so tað verða tveir námsfrøðingarklassar frá tvey túsund og tað haldi er øgiliga gott og tað er øgiliga sera týdningarmikið og og alneyðugt sum tað bleivur sagt eisini røðuni sum eg nú at og ein kanning sum trivnaðarnevndin fekk at tað vóru trý hundrað og fimmogtretivu mangul uppá sínir fimmogtretvu nánsfrøðingur innanfyri bara innanfyri ta søðtað stovna økið og so øll onnur hini økini afturat eg haldi sjálv at innan fyri mentamálaráð hevur mann gjørt rættiliga nógv á hasum økinum nú bleiv tað sagt í røðuni beint frammanundan at mann kanska tikið skeivar reykifylgju tað taðtað er so altíð sum eygað sær men í øllum førum so hevur mann hevur mann longu sett tveir klassar inn við sjúkrarøktafrøðingum og eisini heils røktara vera tá tveir klassar og so er tað námsfrøðiligu hjálparar har hevur tað ikki verið næmingar meira n til tann eina klassan enn men har vildi eg hildið tá ið tú hugsar um heilsuhjálparar og nei umi námsfrøðiligar hjálparar tann útbúgvingin visti mann kundi gjørt hana eitt sindur meira fleksibla soleiðis at mann møguligist hevði onkrar dagar yvir netið tað kundi verið á einum miðnámsskúla eitt nú á kambsdali til dømis og og so roysti mann til suðuroyar men hevði onkran dag hvat mann kundi verið yvir netið tí nøkur hava tikið námsfrøðar útbúgvingar alla yvir netið og visti tað ber til at taka heilar útbúgvingar inn við netið í einum í samband viðein danskan skúla so mátti tað kunna fingið að rigga eisini at gjørt útbúgvingarnar meira fleksiblar serliga hjá teimum sum sum arbeiða úti á í einum dagstovni at tey høvdu møgulmøguleikar fyri at tikið skúlan samstundis uttan at fara púra burtur frá men hatta hava vit ofta nevnt ikki bara nú at gjørt tað leygarligari gjørt tað smidiari gjørt tað betri møguligt at fara skúla men akkurát tað sum tað verður heitt á her tað er allareia sett í gongd so so at menni vist mann so bara ferð til málið sjálvt so er tað mangul eisini tað at tað koma ræðila nógvir nýggir stovnar og jú meira tá eir koma av nýggjum stovnum meir press verður á hett her øki tí allir stovnarnir skulu skulu og heim og bústovnar og allir skulu mannast og har hevur tað eisini verið tosað um ymiskt eg haldi tað er blivun at mann hevur eisini fingið at kanna men men tað er ikki ordiliga verið sett út kortið enn og mann hevur kannað tað millum land og kommununir men mentað erikki ordig við undirtøkur fyri tí akkurát t at fáa tag í gongd men men tað at mann kanska kundi p á sama máta sum mann ger niðri at mann kundi fingið løn undir útbúgving tað hevði eisini gjørt tað lættari fyri summar partar at titað útbúgvingina so fyri eftir tíðina so má mann fara at hyggja eitt sindur nærri uppá hvat fyri hvat fyri møguleikar eru fyri at fáa meira fólk at læra inni í hesum her økinum eg nevndi tað íni eini aðrari røðu hjá mær ein annan dag og sama morgun um at mann kanska er meira fleksibul tá mann kemur inn á tíggjunda flokk í breytaskipanina at mann hevur eina heilsubreyt og einum námsfrøðibreyt soleiðis at líka s væl sum vit hava nógvar aðrar breytir eg haldi at mann mann longur niðri í fólkaskúlan má hugsa nn í hatta øki tí at pressið er øgiliga stórt at fáa fólk at lesa handan vegin men hvat gera vit tað síðsta árini tey ganga í fólkaskúla vit høvdu eina eina koyrandi vit hava hugsað um at fáa tað altt komandi ár men hon var øgiliga væl umtókt so vóru tey í praktikk innan fyri nánd og onkur av teimum tey valdu so at fara handan vegin so mann skal ikki stava seg blindan í tí at at tað ikki kann hjálpa øgiliga væl upp á at tú mást selja boðskapin mást gera tað intersant má fáa ungdómunm eisini at hugsa handan vegin tí tað eru so øgiliga nógv sløg av útbúgvingum og tað og hetta er eitt alneyðugt øki og eg haldi sjálv at tað er øgiliga gott at mann longu sett út í kortið at taka tveir flokkar samstundis sum hann eisini tikið tveir flokkar øðrum so eg haldi mann ev gjørt øgiliga nógv við hetta innan fyri útbúgvingarøkið og tað tað fegnist eg um og eg haldi at tað eso nógv annað sagt í áðni umskjólt málið at eg fari bara at at siga at hatta var tað takk fyrija
síðani fari beinta lovið jakobsen norðegi ger so væl
ja takk fyri harra formaður hetta er uppskot til samtyktar um at fáa útbúgvið fleiri námsfrøðingar løgtingið eitir á landsstýri um at kanna møguleikar fyri at útbúgva fleiri námsfrøðingar og viðgera um tørvar er á tveimum útbúgvingum við serkunnleika ávikavist dagstovnsøkinum ávikavist dagstovnsøkinum og í sernámsfrøði og at leggja eina frágreiðing um hetta fyri løgtingið og tað er høgni hoydal siri stenberg hørvur posdóttir beint á løgu bjørt samuelsen og pálla reynatúgvu løgtingsfólk fyri tjóðveldið sum hava lagt hetta fram harra formaður tað er alstórur tørvur á at fáa útbúgva fleiri námsfrøðingar til at røkja tær tænasturnar sum eru og vera neyðugar bæði nú og komandi árini og heft er galdandi bæði í kommununum og hjá landinum hesin átrokandi tørvurin hann sær eisini út til bara at vaksa tað er javnan neyðaróp hjá foreldrum stovnsleiðslum og øðrum sum vara av um at t mangla starvsfólk og tað sóu vit so seint sum í fjølmiðlunum í gjár og støðan hon er eisin so mikið álvarsom at dagligu tænasturnar í nógvum førum eru tær ávirkaðar og skerdar og tað merkir at fólk ikki fáa ta hjálp tey hava tørv á ella tað tænasta sum teimum tørvar samstundis sum strongd og annað ávirkar tað arbeiðið sum verður gjørt og hetta er eini keðilig ringrass sum at broytast eisini á nástfrøðiliga eikini hjá landinum gdemr barnaheimum serstovunum og sambýlum verkstovum og øðrum vís ta seg at tað verða trupult at fáa nóg mikið av skikkaðum starvsfólkum hesin málbólkurin er viðbrekin og hevur sjálvsagt tørv á dugnaligum og væl skikkaðum starvsfólkum og góða gongdin í samfelagnum har vit gerast alsamt fleiri honog samstundis sum miðalaldrin eisini hækkar og arbeiðsloysi er lágt tað setir eisini krøv til framtíðar dagstovna øki og til serstovnsøkið hjá landinum krøv sum vit eru førur fyri at møta útbúgvingarligan tí vit kunnu útbúgva hesi fólkini í føroyum og tí at nógv fólk søkja inntil hesar útbúgvingarnar løgtinguð hevur viðgjørt eitt líknandi uppskot áður tað var eisin frá tjóðveldinum tað var í fjør uppskotið tað fekk góða viðgerð hóast tað var felt og nógvar týdningarmiklar upplýsingar komu fram undir viðgerðini og semja var um at taka hetta týdningarmikla arbeiðið upp men tað bendir øgiliga lítið á at arbeiði komið nakra veg og tí velja vit í tjóðveldinum ot leggja uppskotið fram aftur tølini frá fakfeløgum vísa eisini at tørvurin longu nú er rættiligani stórur av starvsfólkum og tað hevur eisini verið alment frammi at almannaverkið hevur trupult við at fáa nóg mikið av skikkaðum starvsfólkum

almannaverkið upp hevur upplýst fyri trivnaðarnevndini áður at seksogfjøruti prosent av samlaðu starvslýsingunum frá stovninum eydnaðust meðan fimmogtretivu prosent vóru úrslit av leysar og nítjan prosent ónøktandi so mann kann siga at hetta er ein øgiliga stór trupulleiki sum gongur og tivir tænasturnar og upplýsingar frá pedagogfelagnum tá eisini vísti at talið av nýggjum námsfrøðingum sum koma út av fróðskaparsetrinum bara v vigar upp móti talið á námsfrøðingum sum fara frá eitt nú fyri aldur harra formaður dagstovnsøki og sernámsfrøði eru sergreinar hvør sær í grannalondunum okkara eru hettar ymiskar útbúgvingar onkrastaðni er tað tríggjar útbúgvingar har eisini ein er á skúlaøkinum men í føroyum so hava vit eina felags útbúgving fyri námsfrøðingar í grannalondnum síggja vit at útbúgvingarnar eru sundirbýttar í barnapedagogar og sosialbdagogar og hetta her gevur góða meining eisini hjá okkum tí økini eru ymisk og tørvirnir eru ikki teir somu hóast tay felags grundstøði og hóast tað eru felags undirvísing sum kann geva góðan meining og í grannalondunum er mann eisini farin frá eini broytt fevnandi útbúgving til heldur serútbúgvingar barnagarðstilboðið skal byggja einá námsfrøði sum skapari rúmd og lærumøguleikar fyri øll børn at mennast og mentast í umsorganarliga tryggum kørmum dentur er lagdir á spæl og at menna undran og forvitnið hjá børnum dagstovnøki er skipað í lóg fyri c og somuleiðis eru serlig námsfrøðiligur stevnumiði sett fyri dagstovna øki har er eisini eitt dagstovnará og tí síggja vit at tað er ein skilnaður millum serstovna og frøðilig øki taka vit so serstovnøki ella sosial pdapedagogiska øki so er starvsøki bústovrnar sosialsúkriaog stuðulstænasta og annað hetta er eitt heilt annað starv enn á barnagarðsøkinum og tú krevur eisini aðrar førleikar starvsøkið er í stóran mun til vaksin ella hálvvaksin fólk við serligum avbjóðingum sum krevja serliga fakligar vitan tað verður seg innan fyri sykeaturi ella menningarórógv ymisk brek ella aðrar avbjóðingar og tað er eingin ivi um at hesi bæði økini tey eru líka týdningarmikil men tey eru bara ymisk og tey krevja ymiskt

er tað eisini ivasamt um tað ber til at fáa nóg góðar dygd í bæði økini við somu útbúgving altso bara við einari útbúgving og fyri at gera eitt ygdargott grundarlag fyri góðskuni á báðum økinum hevði tí verið skilagott at viðgjørt um tvær útbúgvingarleiðir betur høvdu nøktað tørvin í føroyska samfelagnum tí vit vita at tørvurin á námsfrøðingum fer bara at økjast komandi árini barnatalið er vaksandi tað kunn vit sjávandi fegnast um almannaverkið skal byggja nýggjar stovnar og nýggj lóg um almannatrygd og tænastur er samtykt og sett í gildi hesi fara bara at økja um tørvin á námsfrøðingum sum vit frammanundan hava ov fáar av vit hoyra eisini at normeringarnar á dagstovnsøkinum tær eið hækka og tí snýr tað seg fyrst og fremst um at gera skjótt av og tryggja at vit kunnu taka fleiri inn í útbúgvingarskipanina tí um vit blíva við at bíða so kann tað gerast rættiliga nótrupult at taka fleiri inn tí ein partur av útbúgvingini eru eisini starvsvenjing sum krevur at útbúgving starvsfólk standa fyri tað vil siga at hava við ikki útbúgving starvsfólk jamen so kann vera torført torført at fáa lesandi út í starvsvenjing og lat mág siga sum so at og longur vit bíða truplari verður henda ringrásin at bróta so góðskan í teimum námsfrøðiligu tilboðunum men eru í stóran mun treyt av hvussu væl starvsfólkini eru fakliga skikkaði og tí eiga vit altíð at miðja eftir hægstu fakligu góðsku til børnini hjá okkum og til borgarar annars sum tørva hesaá tænastu og hugsanin íð hesum her uppskotinum er at landsstýrið tryggjar at vit fáa útbúgvið fleiri námsfrøðingar og viðgera møguleikan at fáa settær tvær ymiskar pdagútbúgvingar í verk og hetta er ikki fyrstuferð vit leggja hetta her uppskotið fram men vit hava so valt at gera tað einaferð afturat tí samgongan sum nú hevur sitið í skjótt hálvt fjórða ár hevur at kalla einki gjørt við hettar takk fyri harra formaður sirit
sember ge eina viðmerking arhera formaður
ja eg haldi hetta hevur tikið sína tíð eg haldi at í fjórði ferð okur prøvað at koyra uppskotið fram og nú seta út sum um tað brestið fyri ne og tað er sjávandi positivt men enn vita okur faktiskt ikki um tað verður í summar ella tá skúlan begjøgna aftur aftar í summarferðina at mann fer at taka inn ella um tað verður akkurátsum hann gevur sjúrarøttafrøðingarnarat tað verður beinanveg í níggju árunum og tí er tað okkurt sum tíðr upp á hetta h hevur kanska verið ikki í hesum vælskeiðnum visti ikki verður fyrr enn eina ferð væl verið væl í summar allars seinast so eg haldi at htta hevur tikið sína tíð men sjávandi okr eru glað fyri at tað kemur og hetta er eisini eit tekna um at tað ger mun at arbeiða í andstøðu
beintaløt ger so vælakfyri hara formaður í ja
at tað er nemliga tað at vit hava lagt hetta uppskotið rættiligan oftani fram og tað vísir sum um at tað hevur eisini lagt ait trýst á samgonguna eg hoyrdi okkurt samgongu umboð og siga her at tjóðveldið er ov seint á sjóvarpallinum og so framvegis men nei er tað nakar sum ov seinnir á sjóvarpallnum so er tað samgongan tí tey hava ikki gjørt hetta hóast vit hava lagt fleiri uppskot fram umaftar høvdu tey gjørt tað beinanvegin tá ð tey tóku við í tvey túsund og nítjan so høvdu teir fyrstu námsfrøðingarnir verið útbunnir komandi ár og so hevði ein stórur partur av trupulleikanum verið loystir nú koma tey sum ketta burtú úr høvdatráð og siga at tey møguliga fara at gera okkurt um tær verið samtyktr í fíggjarlógini og so framvegis men eg má bara siga list sum spyrst rósa
samvælisamt
takk fyri har formaður
tað er ikki rætt tá tað verður sagt at tað einki er gjørt tí tað verða tveir flokkar tiknir inn í summar lat tað fáa haðva sagt ordiligt ein onnur avbjóðing er at tað er lestrarvegleiðararnir úti á áhvørjum stovni ella úti í almannaverkinum hvar tað skal vera tá ið ein lesandi skal út í praktikk so skal eisini ein lestrarvegleiðari vera har má ein skipan gera sum sigur hvør skal betala ta skipanina tað er partvíst kommunur partvíst tannsum tekur útbúgvingina sjálvur sum gjalda tað má ein føst lega sum sigur hvør skal gjalda fyri ta útbúgvingina hon skal gjarna verða ókeypis fyri fyrifyri bæði skúla na fyri arbeiðsplássið og fyri fyri persóni sjálvan sum ferir ta útbúgvinginabeintjalovi takk
fyri harra formaður takkfy fyri viðmerkingina rósa samuelsen og eg eri púra ósamdu við rós samulsen í tí fyrra partinum tað er handlað alt ov seint at siga jú tað eru okkurt gjørt tað at koma við tí nú og siga at tveir nýggir ella ein nýggir flokkur verður tikin inn í summar tað er fýra ár ov seint tí samgongan tók við í tvey túsund og nítjan høvdu tit gjørt tað beinanvegin so øv tit loyst trupulleikan so høvdu fólkini hesi fólkini verið liðug o komandi summar og so høvdu vit havt nógvar nýggjar útbúðnar nátsfrøðingar og tað hevði eisini boytt upp á hetta her við starvsvenjingini tí at fyri at fáa starvsvenjingina so krevst at tað eru fólk sum eru útbúgving sum eru praktikk vegleiðarar so tí hevði mann broytt tað so rasus samuelsen tit eru alt ov seina sjóvarpallinum takk fyri ja tú skal eg ik

takk fyri harra formaður ja nú fáa vit í samgonguni skotið skógvarnir at hevur einki gjørt á hesum økinum men hetta økið nettupp hetta økið verður raðfest á á fíggjarlógini øh sum vit skulu taka støðu til ja allarhelst áðrenn jól og og tað merkir so ein ein eyka flokk frá summarinum trýogtjúgu næstár og og akkurát hetta sum uppskot er inni á at býta upp útbúgvingina upp til dagstovna økið og tað sum tað kallar sernámsfrøðina øh er eisini upp á tal men akkurát hvar tað málið liggur veit eg ikki men men men tað nakað sum mann arbeiðir við og tí tí vil eg bara vísa á at hetta økið verður raðfest og so ja skeltagálana út og um hví mann ikki byrjaði tá og hví byrja i vi byrja han hesi valskeiðinum hví gjørdist síðsta samgonga ikki nakað við tað fyrra valskeiðnum

og so økið verður raðfest men akkurát hetta her tá ið tað kemur til at býta útbúgvingina upp í tvey so skal eg ikki gera meg alt forklókan upp á tað men soleiðis sum eg skilji tað so eru kanska tær tær vagdirnar og eg veit ikki hvussu er við lønarviðurskiftum og annað so er so so vinnur kann mann siga sernámsfrøðin á dagstovnunum hon tiltrekkir fleiri fólk handan vegin ella fleiri námsfrøðingar og sum skilda sev eru kanska serliga menn sum fara tann vegin oog sikkurt kvinnurnar eisini og og tað er kanska tí at mæn dámar betur ta vbagdarskipanina og tað arbeiðsumhvørvið eg veit ikki akkurát hvat tað er meðan vit síggja at tað mangla øgiliga nógvir námsfrøðingar á dagstovnum økinum og um hendan spesialiseringin her ella at tað at mann býtur útbúgvingina upp í tvey fer at hjálpa upp á tað møguliga møguliga tað gera at at at at fleiri fólk fara at støðast og og verða verandi á dastannøkinum og velja tað líka nógv sum sum sernámsøki og og hvat annað mann kann velja h tað verður so øll frmn víst á at hetta er vanligt uttanlands men sum sagt eg eg skal ikki gera meg alt forklókan upp á tað og tí fari helski ag siga so ræða nógv meira um tað harra formaður men men tað sum hevurveri afturvendandi tað eru heshir tveir triðingarnir sum av starvsplássinum sum landsfrøðingarnir hava lógarkrav uppá og og her koma eisini aftur í hesum uppskotinum nakrir áhugverdir upplýsingar um nettupp tað øtí at tað stendur at vt vit liva ikki pvit liva ikki upp til hesa ásetingina í dag á dagstovnaøkinum tí at av øllum teimum sum arbeiða í dagstovnaøkinum so eru bara sjeyogtretivu komma átta prosent av starvsfólkinum námsfrøðingar altso bara sjeyogtretiv koma átta prosent hava eina útbúgving innan økið og tað er ein ein ein góður triðingur og ræðiliga langt frá rættiliga langt frá tveimum triðingum og tí havi eg onkuntíð na sett spurningin eyðir mannikki at loysa upp onkursvegna soleiðis at um ikki annað tey tey altso tað vil siga at tveir triðingar eru hjálparfólk ella fólk við aðrari útbúgving átti mann ikki at loyst eitt sindur upp so at tey um ikki annað kundu fingið meira støðugar karmar rundanum ja tað arbeiðið sum tey hav átikið sær nógv av teimum sum sum søkja aftur aftur aftur og eg veit ikki so populert at tosa um hetta her og nokk ikki ein vilju fyri tí men men men eg vil bara vísa á tað tí at sjálvandi er er tað nummar eitt at vit fáa útbúgving so nógv fólk sum møguligt men vit mugu bara ásanna at vit eru rættiliga langt frá at koma upp á tveir triðingar og og so koma eisini nøkur innesamt tøl upp á starvslýsingar har mann søkir eftir fólki og og sambært uppskotunum so er tað bara seksogfjøruti prosent av útbúgvinginum sum eydnast altso ikki eingongu helvtin av av starvsgngnunmi eydnast eftir tí altso ella eg ja eydnast meðan fimmogtretivu prosent er úrslitaleysar og nítjan prosent standa tler ónøktandi so trupult tað e øgiliga trupult at fáa útbúgvin fólk inn og og sikkurt at fáa fólk inn n inn í heila takið hoyra vit øll førhum her í ímiðstaðnum har har tað eru rættiliga nógvir dagstovurnar sum skulu mannast øog og eitt annað og hetta er nokk upp aftur minni populert at nevna men eg fari a nevna tað tí at tað bleiv ein hoyringspartur víst á tað í rættarnevndini tá vit hava havt eitt eitt líknandi mál aftur til hesaher tveir triðingarnir og tað var hví altso vit hava jú námsfrøðingar sum arbeiða á skúlun og annað hví hví eru tveir triðingar bara tilskilaðir akkurát námsfrøðingum læraraútbúgvingin til dømis liggur hon ikki øgiliga tætt at námsfrøðingunum kundu teir ikki ella ella onkur onnur viðkomandi útbúgving komu inn undir hesir tveir triðingarnir soleiðis at mann fær vistu mann ynskir at fáa fakligheitina upp og serliga fakliósin minnir um eitta her inn undir hesar teir triðingarnir tað bleiv nevnt tá og og tað kundi verið ein leið at ganga tí at ffyri at enda enda við við nøkrum tølum visu vit skulu liva upp til tveir triðingar so stendur at vit mangla trý hundrað og fimmogtretivu námsfrøðingar trý hundrað og fimmogtretivu námsfrøðingar eg veit ikki akkurát hvussu nógvir námsfrøðingar fáa gersta eina útbúgving lidnað um árið men eg fann eina grein har tað har tað stóð at einogtjúgu námsfrøðingar høvdu fingið prógv tað eru nøkur síðani so vil so siga at tað verða sirka einogtjúgu útbúgvin um árið sum krevur tað sekstan áragangir vit skulu flyta sekstan heilar árgangir beint inn á dagstovnaøki so liva vit upp til tveir triðingar atað er sum allir búskaparfrøðingar siga ta teir koma við sínum meting um annað alt annað líka tað er alt annað líka tað er tá við fastfrysta alt so er tað akkurát sama talað av børnum og so er tað eingin sum gest á dagstovna økinum men vit skuldu hava sekstan árgangir sekstan árgangir av námsfrøðingum fyri at liva upp ti hesar fórdriðingarnir

nógv tað er øgiliga nógv visti mvisti mann ynskir fakligheitin inn vist man ynskir fólk inn sum sum støðast har so hugsi eg at mann kanska skal eisini hyggja upp á hetta her øhsjálvt um eg veit at at tað er øgiliga ópopulest tí at tað merkir ikki at vit ikki skulu útbúgva fleiri námsfrøðingar tí ta ttað er nettupp tað sum hendan samgongan set sær fyri nú meni eg haldi bara tað er øgiliga langt upp á tveir triðinar hara formaður takk fyri
viðmerkingar fyrst edva jacobsen
takk fyri harra formaður tað tað síðsta sum bleiv nevnt tá hetta her við eintriðing og tveir triðingar tað er bara galdandi inn fyrð summi økir og og sjálvandi er tað ymiskt hvat mann hugsar um tað men man eisin síggja veruleikan í eyguni at tann tað tann brøtparturin sum er hjálparfólk visti mann visti mann setti eina kanska eina fyribils skipan í í gildi kanska eina fimmmara skipan til okkurt sári soleiðis at tey kundubliva sett meira n eftir einam ári sjálvt um tey vóru í tí bólkinum so hevði tað heilt sikkurt kanska fingið fleiri at koma til sum so møguliga blívu áhugaði ír fakinum og valdu so kanska at útbúgva seg eftirfylgjandi eitt annað sum eisini er tey sum arbeiða sum hjálparfólk tey hava ofta tikið eina serútbúgving ta er ikki nátsfrøðingar men tað hava kanska tikið ina serútbúgving til at arbeiða við við fólki við autismu til dømis men men tey fáa ikki nakað eyka fyri tað og og o tað er óheppi at vit ikki kunnu taka og geva eyka
steffan klæðir tú um pálsan
ehar formaður altur so fala fast við hesum triðingunum so er tað ein góður triðingur sum eru útbúgvnir námsfrøðingar og so blívur tað ein lítil triðingur av av hjálparfófókum sum fáa fast starv og og tann síðsti triðingurin er ein sum ikki fær fast starv men eru hjálparfólk sum mugu kanska søkja sætt ta hvønn mánað ella hvørt einasta ár eg veit ikki hvussu hvussu ofta tað er í øllum tilfeldum og og tað ger tað øgiliga ringt at at at mann ella tað ger at starvið hjá sær blívur ellagaliga ótrygt hjá t viðkomandi hjá hesum síðsta triðinginum og kanska ein orsøk til at fleiri teimum velja hetta økið frá og tí tí er tað eygakasti ljósað eiftarherafámar

harharra formaður ja við miðflokkinum á odda so er tað ikki bara sekstan árgangir áðrenn nakrar námsfrøðiligaflokkur kemur út tað verður sekstan ganga sekstan altso tí at tað sum flokkurin hjá stefan klein polsen hevur hevur borðreitt við á tí námsfrøðiligu økinum tað er kritisapul fyri at brúka miltorð tað er kritisapult og tí kann stefan poulsen ikki blíva við at koyra seg undir seg tveir triðingarnar tí visti tað var vistimann hevði nøkur mál ella á tí námsfrøðiligu økinum so hevð mann hundrað prosent eitt sum eitt mál at hava námsfrøðingar á íá á á barnagarðsøkinum ella á námsfrøgu økinum og so kundi hitt komið sum sum tað var at skjóta seg enundir við hasin har sekstan árkaa tekst so leingi tað hvur tikið fýra ár skjótt áðrenn tann fyrsti flokkurin kemur inn vistenn yvirhøvur kemur hjá miðflokkinum so tað er mítt gritipunkt til hetta hetta málið hjá stefan klein polsen takk fyrirffrforman
steffan klein poulsen
harra formaður tað er tað als ikki fara at flyta fokus og og eg havi enntá til eina aðra viðgerð víst á hendan triðingin yvir fyri fyri landsstýrismanninum og og og mín egni formaður var hevarð heldur ikki eini vr mær hann hann hann heldur at vit skuldu útbúgva fleiri og og tað er tað sum hann handlar upp á nú og at miðflokkurin fær alla skyldina fyri hetta her tað er tað e eitt sindur óskiljandi tá nú tá vit faktiskt raðfesta økið og og vit hava ligið altso vit hava ligið vistu eg havi skilt tað rætt ligið so ræðliga langt frá hesum tveimum triðingunum í langa tíð tað er ikki bara síðani hendan samgongan tók við men tað er í rættiliga langa tíð harra formaður
ja og so er tað beint á løgu
nú skal eg ikki stasteffan klein poulsen fyri hvat samgongur e undanhesari hava gjørt tí tá vóru hvørki steffan klein poulsen ella eg í politikki so fair lata tað liggja men nú tosa steffan klein poulsen um at skulu vit loysa henda trupulleikan so fær tað at krevja sekstan árgangir hevði samgongan beinanvegin gjørt okkurt í tvey túsund og nítjan so høvdu vit komandi ár havt fýra nýggjar árgangir tá haldi eg vit høvdu gjørt øgiliga stóran mun iðvit høvdu kunnað sagt at hesi seinast fýra árini hava tikið fýra nýggjar flokkar av námbsfrøðinguminn tí so hevði fyrsti flokkurin longu verið liðugur nú komandi ár ella nær dagin takk fyri
ja so er tað steffan klein poulsen ger so væl
harra formaður nú nú nú vísa tey aftur á vissu vit byrjaðu beinanvegin í tvey úsud og nítjan so høvdu vit fýra árgangir eg haldi að er tað eru forbíligt skot eg kann bara skjóta aftur siga fyrrverandi samgonga byrjaði tvey túsund og fimtan so høvdu vit átta árgangir so høvdu vit átta árgangir og so altso vit koma ongan vegin við við at skjóta ekka hvønn øðrumepá handan mátan økið verður raðfest og eg vísi á á nøkur nøkur onnur ting sum vit kundu gjørt fyri at fáa fólk at trívast á dagstovnaokinum dagstovnin er blivin so sentralur fyri børnini fyri barnafamiljurnar foreldur og í teirra gerandisdegi og og tað at starvsfólk ikki støðast har tað er ein avbjóðing og tí vísi á at vit eru so ræðiliga langt frá tveimum triðingum og tí er tað ein rættiliga stórur partur sum ikki fær eina nøktandi starvssetan og og ja vit skulu sjálvandi royna at skaffa fleiri fólk útbúgving men men men tað eru tað eru langur veður til tveir triðingar
næsti røðari rutt vang ger so væl takk fyri
um ati heita á landsstýrið um at kanna møguleikan fyri at útbúgva fleiri námsfrøðingar og at viðgera um tørvur er á tveimum útbúgvingum við serkunnleika á ávikavis dagstovnaøkinum og í sernámsfrøði eg haldi t hetaer eit gott uppskot hetta uppskotið hevur verið fyri fyrr her í tinginum og so vítt eg minnist so hava vit í framsókn tikið undir við tí hvørja ferð tað hevur ómetaliga stóran týdning at vit hava góðar dagstovnar við væl kvalifiseraðum starvsfólki kanningar í danmark vísa at børn í dagstovna aldri eru á stovni flestu av teirra vaknu tímum tað vil siga at tey eru meira longri tíð á stovni enn tey eru heima hjá foreldrunum nú veit eg ikki um hann bara beinleiðis kann kopiera tað yvir á føroysk viðurskifti í danmark hevur mann longri tíð til transport ráfrá og til arbeiði so vónandi er støðan ikki so álvarslig her men undir øllum umstøðum brúka okkara børn ein sera stóran part av teirra barnaárunn á dagstovni og tí er tað altavgerandi at tað eru góð og vælkvalifiseraði fólk rundanum tey

er er ikki bara útbúgving góðska er eisini góð leiðsla góð stýring góði samskipan á stovninum og sjálvandi eisini t tað er eit nøktandi tal av starvsfólki á stovninum nú nógv tosað um miðmumsnormeringar minstatal av starvsfólki á stovninum og sjálvandi er tað eitt nigasta mark fyri hvat ið mann kann bjóða børnum og eisini starvsfólkum hvat fyri umstøður mann kann arbeiða undir men í tí stríðnum so mugu vit ikki gloyma at tað er ikki líka mikið hvør er rundan um um børnini og hvat fyri førleikar tey fólkini hava og enntá hevur onkur serfrøðingur verið frammi at vissu tú vist á einum vánaligum stovni við vánaligum í gásareyðum illa kvalifiseraðum starvsfólki bara ger meira av tí sama so blívur tað ikki natúrviliga betri tað krevur altso at mann veit hvat mann ger hvat mann hevur við at

sjálvt um vit kanska hava ábendingar um at tíðirnar fara at broytast framyvir og at vit kanska hesi svingini sum vit vita eru óansæð hvussu vit bera okkum at so koma vit at hava hákonjuktur it koma at hava lágkonjuktur og okkurt bendir á at tað at tað gongur meira móti lágkonjukturi komandi árini og tað merkir kanska at vit koma at hava meira arbeiðsloysi hinvegin hava vit sum heild tørv á arbeiðsmegi allastaðni í samfelagnum so ógvusligan tørv at tað gongur lang tíð áðrenn vit koma hava regulert arbeiðsloysi og tað hugsi eg eisini ger at dagstovnar eru í sterkari kapping við øll onnur arbeiðspláss og kanska serliga við aðrari aðrar almennar tænastur og tí haldi eg tað hevur sera stóran týdning at vit útbúgva beinleiðis til dagstovna økið bæði soleiðis at at mann kann eitt sindur stýra soleiðis at vit fáa fólk inn á tað økið men eisini tí at tær førleikarnar sum skulu til at skilja tað púra vanliga barnið í mun til sernámsfrøði tað hevur altso týdning

nú hava tað verið har man verið inni á nógvum øðrum tingum eisini í hesari viðgerðini millum annað var steffan klein poulsen inni á hesum her kravunum um at tveir triðingar skuldu vera námsfrøðingar eg rokni við at tað má vera sera fáar kommunur ið liva upp til tað her í tórshavnar kommuna eri er støðan stersta umvent sum tølini eisini í uppskotinum vísa at mann hevur msmann tekur soleiðis í miðal yvir allar stovnar so er tað kanska ein triðingur sum er námsfrøðingur og tveir triðingar sum ikki eru námsfrøðingur har sum kravið er umvøvnt og tað vísir seg eisini at námsfrøðingar teimum dáma at arbeiða saman og tí sær mann eisini ein tendens at á summum stovnum kanska at mann hevur lutfalsliga nógvar námsfrøðingar meðan mann á øðrum stovnum ongar hevur og tað skilur mann væl at mann við einari serútbúgving til sítt øki trívist væl við at arbeiða saman við øðrum við somu útbúgving men annars eri eg samd við steffan klein poulsen at hendan skipanin við at mann skal siga hjálparfólk upp á hvørjum ári fyri at lýsa starviðleyst er kanska ein skipan sum ikki gevur ordiliga meining í í løtuni og at mann kanska burdi latið upp fyri og serliga hjálparfólki sum hava royndir

uppsegd á á hvørjum ári tað haldi eg ikki hevði verið órímiligt sjálvt um málið sjálvandi skal vera tað sum dagstovnalógin sigur at vit skulu hava tveir triðingar av námsfrøðingum sum sagt so haldi eg at hta er eittgott upskot tað er tað er góðar grundgevingar fyri at taka undir við hesum og so sjálvandi í verandi fíggjarlóg hevur mann tikið hædd fyri hesum so mann kann siga t hetta kanska í so máta er at sparka opnar hurðar inn men tað ger ikki uppskotið verri og eg haldi at undir øllum umstøðum vit fara at taka undir við hesum og ongantíð betur um vit verða yvirhálaði av fíggjarlógini og og fáa tað gjøgnumført har í í í játtanini til ein flokk afturat takk fyri
takk fyri at fáa mær eina viðmerki takk fyri at fáa
frmmaður ja nú bleiv uppskotið lagt fram áðrenn áðrenn fíggjarlógina tað eg bara ikki komið á skrá enn tað er nokk vali sum forstýra men heta her við hjálparfólkum sum arbeiða á dagstovnum mann kundi eisini prøvað og hugt eftir um mann ikki hevði kunnað gjørt okkurt sum eggjaða teimum eisini at fara útbúgva ikki altso um mann fekk kanska gjørt altso samla te flokkum til dømis við við merittu til eitt el annað eg veit ikki um tað ber til alt annðupp á hvat tey nú hava av royndum tað tað hevði hvørfalt eisini verið et máti at hildu teimum til tí eg haldi at hon má halda eitt sindur fast í hesum her við at tað hevur týdning at hava fakligheitina inni og og tað er tað máskylda børnunum altso eg trúgvi ikki mann hevði hevði farið at tosað um tað at okur taka bara um hjá ófakleitum in í fólkaskúlan ella ella annað sum m má sini haldi eisini kann eina uppgávu at tryggja tað at at ta fakliga støðið er er høgt og ein máti er eisini at útbúgva hjálparfólkini
so er tað ruttvangið sovól takk fyri ja
handa diskusiónin haldi eg eg man hoyrir sjáldan longur altso um tað er neyðugt at mann hevur útbúgvið fólk at taka sær á børnum tað tað tað haldi hana tað diskussiónina hava vit lagt aftur um okkum men so vítt eg minnist so havi eg sæð onkra kanning sum sigur at tú betrar góðskuna á dagstovnum við at seta fleiri og fleiri námsfrøðingar til og við helvtina altso vissu helvtina av starvsfólkunum hevur útbúgving so blívur góðskan so mikið góð at tú saktans kann hava nøkur starvsfólk sum ikki hava útbúgving tí at tey við útbúgving leiða og skipað arbeiði soleiðis at tað saktans skal hanga saman kortini takk fyri
ja takk so er tað steffan klein poulsen eina viðmerkingja
frúu forkvina tá eg tosi um hesar tveir triðingarnir sum námsfrøðingarnir av lógarkrav uppá so er tað tí eg við dagstovnaøkinum væl og í mun til tað starvsfólkatrot sum er generelt og og tá mangul upp á námsfrøðingar so er tað ein ein sor en rímiliga akutt støða mann kann siga vit standa í vist mann veruliga ynskir at koma upp á tveir triðingar tí vit eru so ræðliga langt fri at koma upp á tað og tí haldi r tað er øgiliga skilagott sum edva jacobsen vísir at tað pjøðist hels skki vera ein skipan si mann mann kann seta eina fyribils skipan í gongd sum sum sum tryggjar hesi her hjálparfólkini sum sum í nógvan mun elska at arbeiða van menniskjum sum hava eina ótrúliga stóra pragtiska er faring sjálvt um ikki hava ahava hena bókliga ja mann kann hjálpa teimum at at fáa tað bókliga eisini men men men vist man kundi tryggja teimum eina betri og fastari starvssetan tað hevði hjálpt ein stóran deil í tí støðu standa nú samstundis sum hann arbeiðirviða

takk fyrija eg eri sletti ikki ósamd við viðmerkjaranum eg síggi eisini fyri mær at fyri børnini altso í staðin fyri at fáa eitt nýtt hjálparfólk inn hvørt einasta ár at tað má vera betri fyri barnið at kanska hava tey somu hjálparfólkini gjøgnum sítt vøggustovu ella barnagarðslív altso so tað tað skal eg slett ikki avlýsa tann møguleikan takk fyri
ja takk so er tað rósa samlæðu san ger so væl
takk fyri frú forkvinna tað sum skann gera mær stúrnan um at mann skal bloyta upp við ein triing og tveir triðingar tað er tað at vist mann fyrst sigur at vit linka ta kravið so náa vit ongantíð á mál tí tað sum vit hava brúk fyri tað er fakligheit at vera rundanum børnini og tað sum er tað allarviktigasta hjá okkum tað er at gera tað aktraktivt at fara á skúla og at fáa ta útbúgvingina sum eg haldi mann skal krevja fyri at arbeiða s rundan um n saman við børnum tí tað eru stórar avbjóðingar sum børnini eisini sjálv erðu útsett fyri og tað er heldur at gera umstøðurna hjá námsfrøðingunum nógv nógv betri enn hvat er í dag og ikki minst sum eg segði einarai viðmerkin í áðni til til lestrarvegleiðararnar at tað skal vera eigur at vera ókeypis at fáa tí upavtar kingin lestrarvegleiðarin sum
er lestrarvegleiðari tá ein kemur praktikk so skalt tú hava ein námsfrøðing sum fylgir tær og tað skal vera ókeypið ja takk so er tað rutt vang aftur ger so væl
takk fyri eg eg havi ikki tosað um at slaka upp á tað kravið at tað skulu vera tveir triðingar av námsfrøðingum svarað til tað sum dagstovnalógin sigur tað sum eg sigi er at í verandi støðu har sum støðan er sírka ein triðingur og har sum útlitini í løtuni ikki eru til at tað fer at broyta sum markant at hvussu gera vit fyri at fast halda góð hjálparfólk tí tað er eisini ein avbjóðing og er tað kanska ikki betri at mann kann loyva hjálparfólki at forseta heldur einn at skula siga tey upp á hvørjum orð ári og byrja fors frá við nýggjum hjálparfólki sum koma inn óroynd tað var tað sum eg hugsaði eg ætli mær ikki at slaka upp á kravið um at tað skulu vera tveiri triðingar av námsfrøðingum á dagstavnaøkinum sum tað er í ið sum kravið er orðað í dagstavnalóginum takk fyri
ja takk næstur at røða er jóhannes joensen ger so væl
ja eg ætlaði i leggja nígu hundrað afturat hesum kjakinum um at fáa útbúgvið fleiri námsfrøðingar og hetta et upskot til samtyktar so fær mann at síggja hvarsu nevndin fer at arbeiða men vit eru jalig í fyri hesum uppskotunum hundrað prosent tað sum eg fór at hugsa um tað er hví ið mann ikki hugsar eit sindur øðrvísi eisini tað er heilt sikkurt ati vist tú skuldu lyfta námsfelagaøki so mugu vit hyggja eftir arbeiðsviðurskiftumum og lønini og tað er heilt grundleggjandi at skulu vit fáa fólk til ati velja tað starvið og serliga dagstovna økinum so mátað vera aftraktivt p á nógvar mátar og tað nyttar einki at vit fyritigla okkum at at fólk fara at søkja inn á øki vil súg ikki eisini geva økinum betri sømdir og tað er grundarlagið mínari verð tí hvar eru menninir hví snakkar vit um nándsfrøðingar og eingin menn menninr eru jú á serøkinum har sum mann tjenar pengarnar tú forvinnur ikki nokk á dagstovnaøkinum og tú hevur heldur ikki nóg góðar treytir á økinum soleiðis at tú fært vunnu tær til lívsins uppihjald og tí kann tað ikki kann tað vera soleiðis at at tað kann vera ein avbjóðing á nógvum økjum eisini tá ið mann hugsar um hvørja fólk skulu arbeiða hvar og eg haldi at menninis eg sakni menninar eisini á økinum tað er alt for fá mannfólk akkrát sum tað eisini blívur innan fyri lærarastápin í føroyum og eitt annað er eisini eg meini at mann má kunna har er ein rúgva av hjálparfólkum sum arbeiða í dag sum koma inn aftaná miðnámsskúla ella aftaná tay hava verið arbeitt eitt annað stað eru í tvey ár so avstað aftur tað blívur ein svinghurð so tey fara víðari hví fara teir víðari og ikki til námsfrøði men til okkurt heilt annað tað var tí tað er ikki nóg aftraktivt at arbeiða innan fyri námsfrøði og tað mugu vit duga at gera tí eg veit um fleiri hjálparfólk í dag sum høvdu riggað væl sum námsfrøðingar og hava ótrúliga góð evnir til at menna børn vera saman við børnum men tey fara aðrar vegir tíverri tí meini eg at mann danskarar hava eina skipan við merittu tá teir arbeiddu seks ár meini eg so kann mann sleppa inn á námsfrøðu útbúgving uttan hava miðnám tað kundu verið ein roynd tí fleiri av teimum ungu sum eru virka inna fyri barnagarðisøki í dag sum arbeiði har fyribils kundi verið ótrúliga góðir námsfrøðingar í og tað nyttar at yikki at taka øll út úr barnagarðinum nei í dag og koyra tey á skúlabonk tí so tekur tú tað úr skipanini mann burdi havt eina skipan har tú kanst arbeiða meðan tú tekur útbúgvingina so tú fært praktikk tíðina meðan tú ert til arbeiðis og har veit kat man innan fyri timburvinnuna innan fyri byggivinnuna hevur eg veit tmburlærlingar og og og aðrir lærlingar á tí økinum handverkalærlingar hava meistaralæru og hava so kunnu so arbeiða meðan tæir fara so fatar á skúla so kom mnn aftur til arbeiðis eg veit ikki um tað er forinnviklað men mann má hvussu kunna hyggja upp á tað so at tú kanst varðveita fólkini í skipanini í dag tí ta tey hjálparfólkini sum eru í skipanum í dag út og útbúgvar tey fýra ár jamin so mangla tey á økinum í dag sovorðu verður støðan enn verri tí tað komi ikki nýggja inn sum eg skilji og so eri eg púra sikkur upp á at vistut ikki hygja eftir lønarviðurskiftum og arbeiðsviðurskiftum at fáa tey hækkaði og tað má mansn so hyggja eftir og vilja og og skal mann so hækka tað tað økið ja men ja men tað kann gott vera at mann skal hækka etta øki meir enn onnur øki tí í øllum førum tað eru nøkur øki tað er innan fyri eldraøkið og innan fyri nánsøki har eru lønarviðurskiftini ikki nøktandi og so er tað eisini onnur øki kanska eisini sum burdi verið litt og tað haldi eg at vit í javnaðarflokkinum snakka nógv um og vit vilja praktiskt royna at praktisera tað í øllum førum annars haldi eg at hví mann kundi hugleiða nógv um hví ið mennin ikki søkja inn á økið at arbeiða við við børnum og og eldru fólki og kanska umsorganaøki sum heild og eisini eina læruøki hví hví tað søki inn á øki er tað tí at tað er for lítið artraktivt á arbeiði inanfyri ella er tað tí at lønin er forlág ella hvat er tað er tað tigniforlág ela hvat er tað í mínari verð vistimann koyrdi mann kundi eksperimentera kanska við tí hevur sagt koyrt lønina upp á einum dagstovna upp á hálvtrýss túsund um mánaðin vita u menniskj alar sagt ønum har tað vísi s at teir renna aftaná slíkum viðurskiftum í fleiri førum oftani men men eg haldi at mann má hyggja eisini upp á økini at tiltrøkja bæði mannfólk og kvinnur tí tað manglar alvorligan økinum og og og tað er eisini gott fyri børnini at mann hevur bæði menn o kvinnum økinum annars ja takk
nú fór tíðin nú fór tíðin ja takk rósa samuelsen hevur eina viðmerking
takk fyri frú forkvinna kann ikki lata vera ar at taka orðið tá ið johannes joensen nevnir at fyri at fáa menn inn á dagstovna økið so skal mann fáa lønina upp á hálvtrýss túsund krónur hví skulu vit ikki hava lønina upp meðan kvinnurnar arbeiða har tola menninmin teir trýstu sum eru á dagstovnaøkinum í dag tola teir tær avbjóðingarnar sum eru á dagstovnaøkinum í dag nei tað er tí teir ikki søkja teir søkja har sum tat fáa pengarnar
ja takk jóhannes joensen ger so væl takk fyri frú forkin
og sum at púra samdur og samansøgn tað var bara eitt tað var bara eitt skemtligt íkast sjálvandi skal lønina upp líka mikið hvør er har trýnt at snakka um men eg hugsi bara hví munn tær skjókja munn tær ikki tola tað kann vera trýsti eg veit ikki tað kann eitt stund av tað tað sum tær ikki tola men men men men tað burdi verið afturatift at at ment børn at vera saman við børnum eg sum lærari í gudsgerð haldi tað er sera spennandi tað vónar eisini aðrir menn haldu takk fyri
ja takk so vórðu ikki fleiri viðmerkingar næsta røða er siri stenbergger so væl
takk fyri frú forkvina eg haldi at hetta uppskotið snýr seg nokk so nógv um hvat okur vilja bjóða okra børnum ynskja okur at tey eru í einum tilboði har tey hava møguleika fyri at blíva mentaði og ment ella skulu tey vera eitt stað har onkur hyggur eftir teimum meðan mann er til arbeiðis so p á einlannan máta snýr hetta seg eisini um hvat virði okur leggja í tað pedagogiska arbeiðið og tað er sjálvandi ikki bara á barnaøkinum men tað snýr seg eisini um fólk við serligum avbjóðingum og inn til víðari hava okur bara hoyrt eitt boð frá landsstýrinum nú er tað so positivt tað at tað fer at koma ein flokkur eyka tað vistu okur so ikki tá ið hetta uppskotið bleiv lagt fram tá hevði tað einasta sum var uppi at venda tað var at mann vildi hava pengarnir at fylgja barninum so tað var ein heilt annar rættingur enn tað sum okur hava arbeitt við men nú hava okur so skotið upp aftur fyri eg haldi fjórðu ferð at mann skal útbúgva fleiri námsfrøðingar og tað er hevur ongantíð verið meir neyðugt enn enn tað sama onkur nevnti hetta her í áðni ati at børnini eru kanska altso her eru meira úti enn tey eru heima og máu eisini hugsað um tað at okur hava eisini ta longstu arbeiðsvikuna í norðralondum og okur hava eisini ta hægsta arbeiðsvirkni millum foreldur so tey gera eisini tað at teir tímarnar sum tú er er heimanífrá at tað tilboðið sum mann bjóðar skal verða kvalifiserað men eg haldi tað er positivt at merkja tað at eitt sjátt fýra ára andstøðuarbeiði gevur mun at mann fer at taka ein eyka flokk inn í septembur okur hava prøvað tað sama við at fáa útbúgv í fleiri sjúkrarøktarfrøðingar og tað er eisini eydnast og tað er sera gott taðhar er eisini stórur tørvur tað er útbúgvingartørvur kann mann siga á fleiri á hesum her vælferðarøkinum tað er eisini tá ið tað kemur til heilsuhjálparar og heilsu røktarar okur høvdu eitt nokk so stórt uppskot frammi seinast sum hevdi attaðhevði vælferð í vanda har mann gjørdi ein sovorna samlaðan pakka har mann tók øll arbeiðsviðurskiftir og løn og alt tað við og eisini tað at útbúgva fleiri tað førdist so til at mann gjørdi hendan her bóklingin hjá landsstýrinum sum hevi í góðum hondum men okur hava so hildið at tað er gingið for seint við við at fáa fleiri námsfrøðingarútbúðinar og tí tóki okum tann partin burturúr upprøvað at leggja tað fram aftur men sjálvandi er tað eisini sera týdningarmikið at mann arbeiðir við at fáa altso at okur vita lønum hevur stóran týdning og har hava okur fyrr sagt sum flokkur at mann burdi havt eina ella mann eigur at hava eina pulju sum verður sett av til tær leggstu lønirnar soleiðis at mann ger tað eggjandi hjá fólki at fara í í starv innan fyri hetta her øki arbeiðsumstøðurnar hava sjálvandi eisini týdning tað og eisini tað at tú sleppur at arbeiða fulla tíð og at mann fær útbúgvu fleiri tað er slekt eingin ivi um at hesi her sturvini og pedagogsstørvini serliga eru faktiskt grundarlagið undir arbeiðsmarknaðinum í tí løtu at hetta økið ikki fungerar so fáa fólk heldur ikki verið til arbeiðis og tað gevur ótrúgv foreldur okur hava hoyrt fleiri dømir um um tað at fólk mugu fara úr arbeiði áðrenn tíðin er farin tí at stovnar mugu lukka tíðliga tí tað hava ikki nokk av starvsfólki og tað er sjálvandi ótolandi fyri foreldur sum sum har bæði noyðast at vera úti í arbeiða vistiman yvirhøvur skal hava møguleika at betala síni hús tað er so tað eina men tað ger sanniliga eisini nakað við barnið at dygurin blívur óforsiðiligur og tú veit ikki akkurátsum hvør er har og nær tú skal heim so tað hevur heilt sikkurt ávirkan á børnini og visti mann hyggur eftir tí sum okur hava snakkað rættiliga nógv um her í ta síðstu síðstu langu tíðina hetta her við at at tað eru fleiri og fleiri børn sum hava ymiskar trupulleikar og bíðilistarnir vaksa bæði til sernám og til sigatriuna og annað eitt sum mann í hvørfall kann gera nakað við tað er tað at vissu grundarlagið sum er barnagarðsøki vsvsmann hevur væl kvalifiseraðir fólk har so er tað heilt hundrað prosent sikkur upp p á tað at tað má fyribyrgja at fleiri børn koma út í altso vánaligan trivnað og og skeiva menning og annað tí tað er ting sum sum mavíst kann arbeiða við einum dagstovni og og og fyribyrgja so so visi mann skal hugsa fyribyrging av av trupulleikum hjá børnunum so skal mann hava eitt høgt fakligt støði til tey allarfyrstu árini taðer tað allarviktigasta tá ið okur viðgjørdi hetta málið í nítjan tá fingu okur eisini nøkur øgiliga áhugaverd tøl fram tá bleiv víst á at tá manglaði tað trý hundrað og fimmogtretivu pedagogar bara á barnagarðisøkinum og tað var í nítjan og tað er einki sum sigur mær at støðan er blívin frægari hon er kanska blivin nógv verri fólkatalið veksur og barnatalið veksur og okur hava einki arbeiðsloysi og ert tú eitt stað har tú kanska følir at lønun og vánaligur og trivnaðurin er ikki góður so er tað nevnt at fara í annað starv men tá manglaði mann so trý hundrað og fimmogtretivu til at liva upp bara til hesaer tveir triðingarnar sum eru í lógini og eg haldi eisini at tað er nokk so undarligt at mann í fleiri ár nú bara akkurát sum eg veitki mann kann seg ignorera tað at mann slett ikki ligir upp til krøvini í eini lóg sum mann sjálvur hevur sett eg veit ikki um at mann hevu gjørt tað á nøkrum øðrum øki at mann barat sigur ókey tað stendur á lógini tað skula vera so so nógv fakfólk men okur hava ikki tað men okur gera ikki ordiliga nakað við tað allíkavæl eg haldi at børnini hava krav upp á útbúgvin starvsfólk ogeg plagdu ofta samanlíkna t við fólkaskúlan eg haldi ikki at mann hevði góðtikið at mann hevði so stóran part av starvsfólkahópinum sum ikki hevði teir fakligu førleikararnar sum skula til at vera lærari tí bæði sturvrin eru líka týdningarmikil h okur vita eisini frá almannaverkinum at tey hava trupult við at fáa fólk og at tað í løtuni er ein høvuðsorsøk til at tað er nógvar tænastur mann ikki fer sett í verk og tað e ein heilt annar trupulleiki enn mann hevur havt áðreni frammanundan mann hevur frammanundan manglað pengar til at seta tænastur í verk nú manglar mann fólk og visti ann ikki tekur tað í ordiliga stórum álvara so er øll okra vælferð í vanda og almannaverkið upplýsti eisini tá í nítjan at seksogfjøruti prosent av teimum lýsingum sum tey høvdu eftir námsfrøðingum eydnaðist altso meira enn helvtin eydnaðist ikki og tað er rættiliga álvarsamt vismann hugsar um at mann hevur samtykt nýggja lóggávu um almannatrygd og tænastur um at byggja nýggjar stovnar og mann ger ymisk ting sum sum mann veit krevja fleiri starvsfólk pluss tað mann veit at í løtuni er tað bíðilistar til ymiskar tænastur sum ikki kunna veitast tí at mann ikki hevur nokk av fólki upp á einlannan máta so kemur kjakið tá mann snakkar um at útbúgva námsfrøðingar øgiliga ofta til at snúgva seg um at mann hevur góð hjálparfólk og tað er ótrúliga gott at mann hevur tað men okur skulu hava nokk av útboðnum starvsfólki eisini og eg haldi eisini at mann mann kann brúka eitt sindur meira orku upp á at eggja hjálparfólkum til at útbúgva seg heldur enn at fara inn og snakka um at linka krøvini við hesum her triðingunum hvussu nógv skula vera fakfólk og tað eigur at bera til at gera onkra skipan sum mann mann mann hevur gjørt fyrr mann hevur fingið mann kmann kann fáa mirittútbúgvingar til dømis ella mann kann kanska fáa okkurt at telja við stimann pá einlana máta fær samla fólk um hava nógvar royndir til eitt annað uppskúlingshold til dømis tað haldi eg hvørfann mnn kan hyggja eftir nevndini so hava okur eisini skotið upp at mann fer og hyggur eftir um um tað ikki eri komið til har at mann eigur at deila útbúgvingina upp í tvey at mann hevur eina útbúgving sum er málrættað til barnagarðsøki og einan sum er málrættað til ta sernámsfrøðiliga og tað er einki til hindurs fyri at ein partur av tí útbúgvingini er tikin í felag tað kundi verið eftir grundaár ella hvat mann nú ger men eg haldi at tað var nokk so eg veitki man kan siga allarmeran te tá ið vút viðgjørdi hetta uppskoti seinast at okur fingu at vita at tann allarstørsti parturin av teimum sum lesa tey velja sernámsfrøði tey tíma ikki at arbeiða tla eg ska egnú skal g ikki leggja teimum orðumunnunum men men tað virkaði hvørfall sum at tað var ikki líka stórur áhugi fyri útbúgva seg innan fyri barnagarðsøki og har bleiv eisini nevnt tað at lønin er leðri tí tá i tú er á sernámsfrøðiligu økinum sæ arbeiddu o viðkendur og og vaktur og altað tú fekk kanska eina hægri løn og tað e kanska eieitt øðrvísi arbeiði men vissu vissi viss ein øgiliga stórur partur av teimum námsfrøðingum sum koma út eru í útbúgvinum innan fyri crøki so er tað eisini tær brillurnar tey eru í eisini tá ið tey arbeiða á á tí vanliga dagstovna økinum tað haldi eg nokk so alarmerandi tí okur noyðast at hava eitt at sýn upp á børnini sum serdi sum sum sum altso nýggj og frísk børn sum sum í veruleikanum hava eitt so stórt menningarpotensiali og sum ikki skulda hyggjast eftir við eygum har mann fer leita eftir feilum men heldur sum nakað sum skal vaksa og mennast og so kundi mann gjørt nógv meira við at fingið nógv betri lestraríbúður ta ið eisini eggjafólki til at fara í útbúgva seg og mann kundi eisini gjørt meira við at mann hevði nógv betri møguleika við fjarlestri kring landið at mann var knýttur at setrinum sjálvt um mann býr onkru aðrastaðni at tað ikki var so knívskorið tað er so hvørfall eitt sum korona og lertikkum ber til takk fyri
takk her vóru nakrar viðmerkingar djóni nolsø joensen ger so væl
takk fyri frú forkvinna ja og takk til sirustember fyri eina góða røðu har hon vísir eisini ítøkilig ítøkiligar loysnir í mun til tað sum vit hava sæð frá mentamálaráðnum ella frá landsstýrismanninum er er ikki tað tað er ikki handling sum vit hava sæð hvørki í mun til at taka eina eyka flokk inn ella gera nakað sum bøtir um støðuna á økjinum yvirhøvur tí at vit eiga eisini hyggja eftir tí tað í hesari umrøðuni hevur tað veriðhett har við tveir triðingarnámsfrøðingar ist tað var rætt so broyttu vit dagsavnalógina so tað æt at tað var hundrað prosent ella tað vóru tríggir triðingar tað var tað var fult av námsfrøðingum allastaðni tí tíð ongum øðrum fakbólt sum sirurstenberg eisni nevnar hevði tað verið góðtikið bara líka eitt afturat í mun tilhettaher srnámsfrøðiliga nú hoyra vit frá sernáv tú verður nógv fokus á tíð nú verður tað eisini skorið trýstið á á námsfrøðingini úti á stovninum er enn og meir og tey børnini sum líða undir tí tey eru tey eru í síðstu enda taparani og tað hava vit ikki ráð til sum sum sum samfelag takk fyri frú forkvnaja
takk sirustenberg ger so væl
takk fyri frá fólkfína og takk til gjónalás joensen ja eg eri púra samd altso tað at tað eru skiparnar sum skulu vera rundanum tað kann vera sernaðmtakar sum gavast streplum tað kann vera øll møgulig vissu tað heldur ikki fungerar har so sjálvandi fellur alt tað aftur á tann námsfrøðingin sum er á stovninum og sum hevur sítt arbeiði har so tað kemur sjálvandi ikki at at halda fram og eg fyri ikki at tosa um tað familjuna altso hvussu hart tey ikki verða spent við at ikki hava nokk av vælkvalifiseraðum námsfrøðingum og eg haldi eg má siga at eg haldi heldur ikki at mann hevur merkt tað stóra tann stóra áhugan úr landsstýrinum og og og tað gerst kanska allarmest sjónligt við at hyggja fremst sær ikki tóm
takk so er tað eldsbett mær setur skunnleystørstur eina viðmerkingersvæl
nú var røðarin røgiliga spískur øeg hugsi um hetta her við at fáa fleiri fólk fáa fleiri fólk sum hava røttu útbúgving til hesi ymisku heimini og eisini til barnagarðar eg haldi at røðarin var nokk tann allarfyrsta sum byrjaði her í løgtingi við at tosa akkurát um hasa avbjóðingina tí nógv ár síðani og hon hevur ikki mist fokus og blivin við at hendan samgongan hevur so ger so nakrar batar nú men sjálvandi mann kann gera nógv meira batar og vit síggja eisini kring landið at vit hava hølir vit hava heim men vit mangla pattagokkar og tað er øgiliga alvorligt so tað er eg vil siga at tað er gott at røðaran bliv við at halda fokus á hesum økinum takk fyri
ja takk sigur steinberg ger so væl
tafyrifrú forkvinna og takk til elsbet mersetis gunlegsdóttir ja eg haldi t okur hava roynt akkursum hat víst á hetta her í fleiri fleiri umførum og og so er tað sjálvandi eisini tann stóra lógin um almenna trygdartænastur sum elspet mersetis gunnesdóttur sjálv arbeiddi við sum eisini krevur tað at mann skal hava starvsfólk til eina eina rúgvu av av øðrum tænastum so tað verður verður ein stórur kampur um hesi her starvsfólkini er í høgum kýrt so up á tann mátan skilur man ikki hvat løninr so lág tað er so tað er so tað men tað er gott at hesin her flokkurin kemur nú ok kundu sjávandi ynskt at hann kom fyrr tí at í løtuni náar mann ikki ein gang at erstatta tey tað talið av fólki sum fer frá og okur hava sætt tað í sjúkrusverkinum at vissi mann ikki tekur nøkur heilt alvorlig stig til at fáa nokk av av útbúðnum serlæknim og annað om okur hava prøvað tað tað tekur fleiri ár hetta er ikki nakað túkur gera uppá ein dag so rullar man ein kavabótt frammá fyri sær sum sum í veruleikanum tað vrðu tað verður so fruktliga trupult at venda visti tað sleppur at blíva nóg ringt og tað er har eg haldi okur er við at koma nú takk fyri
ja takk beinta løgu ger so væl
kommunum vísti á at vit í kjólinum hava arbeitt hella nógv við hesum heri økinum her bæði innanfyri tann námsfrøðiliga øki men eisini sum heild innan her við umsorganar og heilsutænastur og eldraøki og so framvegis men nú síggja vit at okkurt umbera eysturoynni í gjár har tað varð gjørt vart við at við tað manglaði námsfrøðingar eg hugsaði at spyrja sigur steðinberg um so var at landsstýrismaðurin longu í fyrst í tá ið hendan samgongan tók við hevði borið skjótt at og tikið eyka flokkar inn um vit ikki so vóru komin ikki á mál kanska men ein fittan part av vegnum takk fyri
ja takk ser strenberd ger so væl takk fyri
frá fólkum á og tá klipa eitt løvi og sjálvandi fyrr tú setur inn færst tú nakað út aftur og tann flokkjum eyka sum hann tekur inn nú í næsta summar hann kemur ikki út fyri tann næsta samgongan ferði altso so langt eru tær forløpið her tí má mann gera eisini onnur ting meðan mann bíðar eg haldi eisini mann kann hyggja eftir tí hjálparfólk á útbúgvingini sum hann er sett á stovn at at gera nøkur smærri skeið har tey fólkini fáa tey fakini sum tey mangla so eisini tey kunna útbúgva seg til námsfrøðing altso tað er nøkur ting tú kann hyggja eftir meðan tú bíðar tað er eingin grund til at lata tíðina bara fara og ikki arbeiða tí hetta er eitt alvorligt mál takk fyri
ja takk næsta at røða er rósa samvælsi ger so væl
takk fyri frú forkvinna tað sum fekk meg at taka orðið tað var hetta her við at onkur av hinum framsøgufólkunum nevndi orðið tign er tað ikki nóg tignarligt at arbeiði á einum dagstovni og fyri at nevna aftur tað orðið dag stovnur tíbetur er man farin yvir meira og meir yvir at at siga barna menningarøki heldur enn at siga dagstovnaøki ella anskingarøki tí í veruleikanum er tað tey starvsfólkini eru á barna menningarøkinum sum eru tey mest týdningarmiklastu persónarnar aftaná foreldrini ommur ar ella nærmast familjan men tað eru tey sum eru mest um barnið og so kamm san siga at tað eru tað eru kanska í føroyum eru tað børnini øgiliga nógv og leingi á stovni í forholdtil hvat við gera aðrastaðni og tað ger so eisini tað at avbjóðingin blívur størri vit hava havt vesturvágum eg vil siga tað t vit hava gjørt ómetaliga nógv innan fyri barnamenningarøkið við tá ið man hevur økt um normeringarnar mann hevur sett fyrireikingartíð inn soleiðis at tað er nøktandi arbeiðsumstøðurni hjá starvsfólkunm at arbeiða og við tí sum skal til rundan um børnini og samstundis hevur øll oyggin settsær fyri at gera eitt eitt átak har sum mann skal taka hond um børnini tað er ein dama sum eitur lina melwoud sum hevur verið í føroyum í samband við ssp meini eg tað var har sum mann eg so hevur fingið hana til føroyar aftur og hon tosar nemiliga um tign og hvat ið tað ger við ein persón sum akkurát sum verður sæð niður á hon fórhon greiddi frá sínum egnum upplivingum ar hon var dniversitetslærari undirvísti í ímes e siga universitetinum lærara og og námsfrøðingu lesandi og valdi at siga tað starvið frá sær og at fara at arbeiða á einum dagstovni tí tað var har hon gjørdi tann størsta størsta munin har í einum einum eina kommunu har sum øll vóru samd um at vit vilja hava eitt felags stev at arbeiða útfrá men tá er tað eisini øgiliga umráðandi at tú hevur námsfrøðingar sum eru tilvitaðir um tað arbeiðið at gera at tað fáa rúmd fyri at fáa eftirútbúgvingar og at tað hjálparfólkið sum eru við eisini var ílatin men tað er eisini øgiliga viktigt at tey verða leidd av einum námsfrøðingi eg hav sjálvr verið avloystari áog stuðul á á á inanfyri økið og tað var øgiligani stórur munur at koma inn á eina stovu har sum ein námsfrøðingur var sum var púra greiður og segði so so so ger mann har mann kom inn har sum ikki ein námsfrøðingur var so at eg fái ongantíð at ganga við til ait slaka upp á tað at mann skal minka umásetingar í lógini mann sigur tveir triðingar og eintriðingar tað má og haldast fast við tveir triðingar tí at visu vit halda slak upp á tað so koma vit aldrin á mál og tann virðingin sum børnini hava brúk fyri at fáa o verða møtt við fakligheit umsorgan og tá vi ikki siga tað t at hjálparfólk ikki gera gott arbeiði tað gera tey avgjørt men tað er stil eisini ein møguleika at blíva uppvavliseraði soleiðis at tey kunna fylgja fylgja við í í í í í teirra teirra størvum tað dragar seg ikki bara um at sita og ninog næna eitt barnið tað hevur øgiliga stóran týdning men tað dragar seg eisini um at duga at síggja um barnið mennist og trívist trívist eitt barn ikki sum mennist tað heldur ikki so tað er nakað serliga me siga tað er tað er nakað serlig uppgávur og ikki nakað sum vit skuluundirmeta tað er tann mest mest týdningarmiklasta uppgávan og tann størsta ílega íløgan í samfelagi eftir at taka hond um og menna børnini takk fyri
ja takk her vóru viðmerkingar djóni nolsø joensen ger so væl ja tað
fyri frú forkvinna og ein sera góð røða frá róðsusamuelsen sum kemur inn á tey viktiastu tingini sum vísir hvussu týdningarmiklið tðir hava góðar dagstovnar ella sum rósa samelsan eisini sigur at tað er gott ger einki at vit broyta tað til at kalla tað barna menningarøkið tí at tað er menning sum fer fram tað er at tú møtir barninum tú hevur nóg nógv vaksin til at møta barninum til at hjálpa barninum í tvístøðum og so framvegis seta orð á so at tað er ført fyri víðari lívinum aftur upp á tað kjakið sum vit havt fyrr í dag eisini at tað er so møtir teimum avbjóðingun so so so væli kansuman siga so væl sum yvirhøvur gjørligt hetta her við tygnini sum rósu samelsen eisini inni á hetta her at vit skulu burtur eisini frá tí hugburðina at at øll kunnu passa børn og sovorðir til ati síggja líkasum týdningin av tí at at tað er góðska sum verður løgd í okkara børn og at foreldrini kunnu vera nøgd við tað tilboðið sum er runt um í øllum landinum so tað er so javnt ja
takk rósa samelsen ger so væl
takk fyri tað ereinkin ivast í at tað er ein stór avbjóðing sum hava fyri framman at fáa fólk til økið og visu vit ikki taka hondinum børnini frá vøggustovu av og líka upp í tlttaðer messig skúla og ogungdómin har sum tað eru væl kompinseraði fólk rundan um tey so er tað øgiliga skjótt at detta niðr ímillum vit síggja tay øgiliga nógv børn sum hava tað trupult í dag tað er kanska tíð at mann ikki hevur tar røttu fakligu brillurnar at lofta teimum børnum sum hava avbjóðingar tí eg veit eisini dømir um tað at at mann hevur honterað eitt barn fullkomiliga skeivt og tá mann kann sigur í fir hvat hevði altso í eftirmetingini km a siga hvat kundu vit hava gjørt øðrvísi so at vit sula hugsa øgiligani alvorligt um hvat eg vil gera innan fyri barna menningarøki bæði tjá a kemur til me eg sigur børn undirskúlaaldur og í skúlaaldur tað er eingin hevði droymt um att koyrti er sagti at tað skuldu vera tveirtriðingar lærarar og eindriingar ms si hjálparfólk iðundirvísa børn tað hevi egeinki gjørt m tað er akkurát tað
sama olíkastóra týdning við sigi størri ja takk her var ein viðmerking afturat frá edvu jacobsen ger so væl
takk fyri frú forkvinna tá ið vit tosa hetta øki so er tð øgiliga broytt og vit ofta tosa um at er týdningin av at at mann setir tíðliga inn og tað kenni eg eisini sjálv tá ið mann arbeiðir við llaog vøkstruøkinum og barnagarðsøkinum so er tað kanska øliga ymiskt sum tað verður hugt at í temm ymisku kommununum men tað er viktigt at hava eina eina góða normering soleiðis og tað e asjálvandi eisini viktigt við faklighoyt tað sigur seg sjálvt men tað viktigasta tað er tá mann er eyga fyri tí einstaka barninum og tað at tað verður tikið hond um at tey sum so ikki eru námsfrøðingarlærd at tað at tey at mann hevur hesi ymisku skeiðini um mann mann fær tað mann sigur mann lærir at síggja tað einkult a barnið tí tað kann gott eisini vera tað at mann ikki sær tað so so fokus av at seta tíðliga inn soleiðis at mann loftar tíðliga tá ið tað er onkur avbjóðing s
ja takk rósa samuelsen ger so væl takk fyri
ja tað er rætt tað er ongantíð ótíðliga at seta tíðliga inn og vit tosa øgiliga nógv um einstaka barnið sum skal vera fokus sjálvandi skal tað tað men vit skulu eisini minnast til og ikki gloyma at tað barnið skal í felagsskapin og í felagsskapin við onnur børn sum ikki eru øll líka so at tað er øgiliga týdningarmikið at mann hyggur eftir fakligheitini vit kunnu ikki bara siga sum støðan er nú at vit skulu bara hava námsfrøðingar inni vit hava brúk fyri hjálparfólkum vit hava nógv dugnalig hjálparfólk einki ivast í tí tey fáa eisini skeið og útbúgvingar og eisini vera loftaðir og hjálpt av teirra námsfrøðingum sumtey arbeiða við men tað er ræðandi nú at mann hevur øgiliga stóra útskifting av ungdómi sum eru rundanum tey smærstu børnini sum er meira í einum tíðarskeið og tað tað muga vit royna at fyribyrgja sum mest møguligt takk fyri
ja takk næsta røða er pollareynatúgvu ger so væl ja takk fyri
tíggjunda mai í tvey túsundi helt eg var ein egiliga stórur dagur tað var tá ið tað távarandi fullveldslandsstýrið hevði sett sær fyri at gera eina eina tíðarhóskandi dagstovnalóg og hon bleiv altso veruleiki tann tíggjunda mai í tvey túsund so tað er meira enn tveyogtjúgu ár síðani og eg haldi at eg eri tann einasti eftir av tingi sum var í teirri trivnaðarnevndini eg var sjálvur formaður í trivnaðarnevndini sum eg haldi gjørdi einar sjeyogtrýss broytingar minnist meg rætt í forholdt til tað sum i legði fram og kanska ein av teimum allar stórstu stríðsspurningurunum tá tað var nettugt tað sum stendur í grein átta stykki fýra vist minnis rætt sum er nettupp ásetingin um teir tveir triðingarnar av av námsfrøðingunum sum krav og tað var ein rættiliga stórur dystur tá og eg minnist tað at eg var hvussu ein av teimum sum helt at vit avgerðt skuldu royna at tryggja so sterka fakliga námsfrøði á dagstovnunum sum yvirhøvur gjørligt trúgvi at so upp á útbúgving sum ein veður til at menna ett samfelag og og tað er avgerandi týdningarmikið at at at vit halda fast um ta kósina tað er ikki soleiðis at ein og hvør kann gera hvat sum helst í einum nútímasamfelag tey kundma kanska fyri hundrað árum síðani ella fyri tvey hundrað árum síðani men í dag kann ikki ein og hvør gera hvat sum helst í dag hava vit eitt rættiliga spesialiserað samfelag og og dagstovna øki er er einki annað enn øll onnur øki

eri tað er kanska tíðin er kanska komin til at gera eina eftirmeting tveyogtjúgu r tá ið lóg tveyogtjúgu ára gomul so er so kann mann hvussu góðari samvitsku siga at at lógin er ótrúliga góð við sun framvegis sog tíðarhóskandi upprunaliga men eg haldi at hon eigur at fáa eitt eitt kekk eitt eit eftirlit og eg má siga akkurát smsum tey flestu hava verða inni á her í dag at tað undrar meg at vit ikki hava viðgjørt tann spurningin í størri álvara nettupp dagstovna námsfrøði upp ímótir aðrari námsfrøði tí tað er í okara framtíðar gull tað snýr seg um og visti tú tekur tay tjúgu ella tveyogtjúgu árunm sum er farin síðani henda dagstovnaðar lógini sá sára dagsins ljós so hava vit framvegis í føroyum í ta tjúgu tveyogtjúgðara langa tíðarskeiði upp alt nógv børn sum ikki hava tað serliga gott sjálvt um lógin í veruleikanum er so góð sum hann lesur endamálssorðingin í henni millum annað tað sum stendur her beint við umsorgan í tryggum og barnumhvørji á mennumog menta børnini á fullgóðan hátt í samvenum og foreldrini at geva teimum eina siðalaiðsliga uppvaling at menna barnanna andsfrælsið tolindi javnverði og fólkaræði at búgva børnini til innlivand samavgerð samábyrgd rættindi og skyldi í einum fólkaræði sínum samfelag tað er øgiliga øgiliga stórir og og

so so so kanska er tíðin komin til at vit eftirmeta júst dagstovnaøki mn men men alt námsfrøðiøki sum sum tað er tí tí eg haldi tað er syndarligt at tað sær út til at tilgongdin til dagstovnaøkið er lítil av av fakpersónum og fakresursum og er eg ivist onga løtu í at ein partur av tí er sum eisini ført fram her í dag at

onkursvegna meira tildragandi á øðrum økjum øðøðrum lándsfrøðuøkjum enn enn í dagstovnunum vit vita tað at tað er eitt tað er verið eitt øgiliga stórt trýst á at á teimum starvsfólkunum sum taka sær av børnum og mann kemur í ta klassisku klemmuna har sum tú bæði skal vera tann øgiliga effektivi persónurin men samstundis eisini tann øgiliga rúmligi umsorganarpersónur og tað krevur ótrúliga nógv av fólki at skula rúma bæði tann neyðuga effektivitetin og at klára rúma øllum børnum eisini teimum sum hava sertørv so so vitvita átti sum politiskskipan at at sett tað á dagsskrá at endurmettella eftirmettdagstovnalógina og sjálvandi taki eg undirvið hesum her uppskotinum sum ella sum eru til viðgerðar í dag men men vit áttu kanska at at brúkt meiri orku upp á at fingið

førleikan á dagstovanaøkinum tí tí vit síggja tað at vit hava ómetaliga nógv børn í tí føroyska samfelagnum í dag sum á onkran hátt ikki trívast ella sum vatntrívast og tað er ikki ein støða sum sum er nøktandi fyri eitt samfelag sum tað føroyska í tvey túsund og tveyogtjúgu takk fyri forkvina
ja takk her vóru fleiri viðmerkingar djóni nolsø joensen ger so væl takk fyri frúfor
orskvina og takk til pollareynartøku fyri at minna okkum á tað søguliga perspektivið í at fáa tann vinkulin sum sum sigur at í tvey túsund ella fyri góðum tveyogtjúgu árum síðan at lógin bleiv bleiv kom fyri og samtykt samfelagið er broytt rættiliga nógv síðan tá vit hava fingið vit hava fingið altso tru nógvir fleiri tilflytarar tað eru fremmandmaltótn og tað eru børn við serligum og øgiliga komplinseraðum avbjóðingum so so so trýstið á øki er er rættiliga nógv størri a og og og tá ið poreynatykkum nevnir hetta her við at tað stríðsmál ella kanska eitt eitt punkt sum var nógv tað var hesir teir triðingarnir sum var var tá a av námsfrøðingum so kann mann iki siga tað ella eg pollarena hevrui samdur við mær í at eg tíði in ikki kanska búgvin at vit sjálvandi eftirmeta tað er verur samdur um men eisini komi til at hyggja nærri at tí at vit sum sum fakbólkur siga at tað skal vera hundrað prosent námsfrøðingar og so kunnu vit taka tær avbjóðingarar

takk fyri formaður eg eri púra samd við hjá nols joensentí altso tatað var kannman siga tað var úttrúgd fyri fyri fyri dagsformenn fyri tveyogtjúgu árum síðani kann mann siga og tá var tað faktiskt eit rættiliga stórt framst ig at at mann tordi at siga at tveir triðingar skuldu vera skuldu vera faklig útbúgvin fólk men í dag haldi eg tað svara til at at vit seta okkum upp í eit flogfar og krevja bara at at tveir triðingar á flogskipararnir hava hava hava útbúgvigng meðan restini tað er tað er eitt sindur so sum so tað hevði eingin av okum góðtikið so so eg eri púra samd við jónar joensen tí at at at fáa et krav um at øll skulu vera fakútbúgving til at takast av børnunum hjá okkum haldi er er einki meir natúrligt og vit so venda tí á eitt sindur og siga hvat hvat hugsa vit sum foreldur um tað altso altso tey allarflestu av okkum hava tí hvussur soleiðis at tað sum er tann nógv nógv tann størsta týdningarmesta uppgávan vit hava her í lívinum tað er at uppvæla børnini hjá okum at fáa tey undan takk fyri
einsa løga ger so væl ohuravert heta her sum polarn
renatygv komið við at mann kanska skuldi eisini endurskoða lógina tí tað er kanska tað at sum pollareynatigur eisini vísir á atsamfelagið er broytt hesi her síðstu nógvu árini og eitt er at vit skulu hava krøv um at útbúgva námsfrøðingar men eg haldi t rætiliga áhgavert tað sum pollareynatúgv segðir sigur um at vit skulu endurskoða lógina tí tað dugi eg ikki at síggja at øll løgtingsfólk ikki kunnu taka undir við at vit hyggja eftir og justera erlógini tíðarhóskandi so tað haldi er rættilia áhugarvert at pollareynatigvu kemur inn aftrað takk fyri

tk fyri viðmerkingina beinta løvu jakobsen og so meg siga af tað afturat at tað tað heldur ikki er nakað ivir at telja at at lønarviðurskifti ávirka eisini til streymandina til eitt til eitt arbeiðsøki sum eg haldi djóni joensen var inni á at samanumtikið ella yvirskipað eg eiga vit at eiga vit at vera nógv meira rymmirsk nógv meira opin fyri ati at tey bleytar o økini kunnu fáa góðar lønir eisini enn enn enn vit hava gjørt tey seinnu árini tað er tað tað er týðiligt at eitt nú lærarútbúgvingin og og og tey onnur bleytar økin bæði sjúkrarøktarfrøði og og námsfrøði er sigldað afturút í mun til nógv av av vinnuøkinum og og tað haldi eg ikki upp á nakran máta spegla tað virðið ella tann týdning sum hesar funktiónirnar ella sum hesu størvini ella ella kallin kann mann næstan kalla tað hjá summum at hava í samfelagnum takk fyri

eg taki fult undir við tað at dagstovnarlóguin skal endurskoðast hyggja við til dømis eftir paragraf fimm í dagsonaralógini tá var tað í tvey túsund og seks tað bleiv sett í gildi ati børn við serligum tørvi kunnu koma inn á mnuna inn á tað stendur børn í serligum tørvi hava rætt til tilboð um pláss á dagstovni og dagrøktu jøvnum føtu við onnur børn sum búgva í kommununi til børn við serligum tørvi verður veittir vera veitta nøkandi øður og námsfrøðilig tilboð vit hava statvekk ikki í lógini har tað stendur sernámsfrøðilig tilboð av tí sama kann sernám við einum knipsi siga vit veita ikki sernámsráðgeving til børnini í dasanaøkinum hesi børnini sum kunnu koma at liva eitt fullkomja normalt lív sum øll onnur vistu fáa hjálp góð í góðari tíð og rættstundis

nei eg eri eg eri samdur við rósu samuensen í í tí kritikkinum og eg haldi at ein partur av forkláringini er at land og kommunur beinanvegin tað er uppsókt til at at tað er møguleiki fyri eini konflikt har sum tað er partvuskt landsøki og partviskt kommunaløki so endadi eina opnari konflikt og so hendir einki har áttu vit har áttu vit avgjørt at havt ein eg veit ikkium hanskal at kalla tað ein semingsstovn millum land og kommunur sum alla tíðina tók upp tey tey viðurskiftini har sum har sum tað henda blokatir millum millum millum land og kommunu tað er ikki nøktandi at at mann við við tí kortini á honduni kann skylda up á hin partin so hendir einki vit vita jú at tað eru fólk sum dettarnir ímillum og at heimurin er ikki altíð so fýrakanta ella so svarthvítt settur upp at fólk bar sum heldur stetta akkurát niðir handan kassan til handakassan oftani eru tað ein brúgv millum tveir kassar sum gera tú kanst fáa ein ein góðan og væleydnaðan gerandi stað fyri fólk
johannes joensen ger so væl
ja takk fyri formaður eg vit hava fórt fram í javnaðarflokgina at mann skal hyggja eftir arbeiðsviðurskiftinum lønarlagið og tá evi tað eisini vít víst á at vist mann avger at hækka lønina innan fyri til dømis ikki til løvis so má mugu kommunurnar hava endurgjald frá landinum fyri tað tí tað er nakað sum láleggja kommununum so tað er púra greitt at mann má veita pengarnar til økini tí eisini er ølila ymisk fyri fíggjarliga mannmá ikki álig hjá kommunum sum er fíggjarliga itlar fyri meiri útreiðslur tí tí má landið eisini vera við til at javna tað út í føroyumtakk fyru
hólla eina súgvu
ja takk fyri formaðurin eg eg erialtso til akkurát handan har spurningin altso eg havi altíð verið svorinviðalismaður av av tí fatanini at at arbeiðsmarknaðurin eigur at áseta lønarviðurskiftini men tá ið tað er sagt so haldi eisini at attey verkatmannafeløgin at fakfeløgini sum sum er á vøllunum sum var av teimum meira teimum bleytari virðunum eg haldi sjálvur at tey hava verið alt alt ov laðarlig altso eg ætli mær atski ata eggja til uppreistar í samfelagnum men men tað er einki t ivast í at tey fólkini tey hava bæði langar ogdrúgvar útbúgvingar og tey eru umsorganar persónar burturav tey lyfta ótrúliga týdningarmiklar uppgávur í tí føroyska samfelagnum men veruleikin er at tey fáa eina lúsa lúsa løn samanborið við nógv onnur sum eitt nú okum tingfólk til dømis sum sum ikki hava nær til so strævið arbeiði sum sum tey hava so tað tað messeg akkurát mær at eg haldi at eg haldi at at var eg var eg limur í ein v um teimum fakfeløgunum so hevði eg hvussu væntað meira av mínum av meinum av mínum leiðara enn enn enn teir geva mær og havi givið mær tey seinni kanska serliga sjúkrarøktarfrøðingarnar aftaná korona eg má siga tað at eg haldi tað eri stór skomm sum hann fór við teimum aftaná í í sáttmálasamráðinguna aftaná tað veldu arbeiðið sum tey gjørdu undir koronakreppunitakk fyri
ja so er ikki fleiri sum hava biða um orðið orðaskifti er endað hetta málið verður beint í mentanarnevndina vit hava eitt mál eftir at viðgera og tað er løgtingsmál nummar fýraogtjúgu til fyrsta viðgerð av tímálinum tað eitur uppskotið løgslóg um broyting løgslóg um almannatrygd og tænastur vit skulit biðja um framsøgufólk elsbet mersetis gunlegstótt fyri fólkaflokkin eygun samuelsen f or javnaðarflokkin rósa samuelsen fyri sambandsflokkin siristenberg fyri tjóðveldi steffan klein poulsen fyri miðflokkin og ruttvang fyrifyrst fær elspett mersedis skunlegstóttir orði ger so væl ja
hetta uppskotið er frá framsókn rutvang og bjarna kárasom petersen sendur løgtingsmennja øh tað er soleiðisnar at hetta uppskotið snýr seg um at tá ið foreldur at børnum ikki fáa ansingarpláss og tað hendir og sum eg skilji so henda oftast í tórshavnar kommunu at so skulu tey hava møguleika ella tey hava møguleika at vera heimi heima og ansað barninum og fyrimista inntøku g í løtuni fær ein stakur seytjan túsund og áttaogtretivu komma fýrs og ein ran hevur ein sambúgva so er tað trettan túsund vey hundrað tveyoghálvtrýss komma fjøruti fjøruti oyrur fáa tey um tey ikki fáa ansing soleiðis er tað í dag men við hesum uppskotinum ja visu eg skal líka siga eitt afturat tað er soleiðisnar at tá ið hesi fólkini fáa hesar veitingar so eru tað nøkur ting sum skulu vera uppfylt tað vil siga at tey skulu ikki oyða meira enn tretivu túsund krónur í kontantum fyri at fáa hesa fyri misinntøku og tey skulu heldur ikki oyða um mann kann siga tað so eyka ogn at sjálvandi kunnu tey hava hús og tað sum tað havi brúk fyri men visu vit til dømis siga at tey í einum tvey hús hava arvað kanska eitt hús frá foreldrunum í onkrari bygd so eru tær ikki berættiar til at fáa hesa og við hesum uppskotinum ger framsókn upp við hetta her soleiðisnar at øll sum mangla ansing barnaansing at tey skulu fáa hesar upphæddirnar fyri at vera heima at passa síni børn líka mikið um tey hava eina uppsparing

hesi fólkini sum eru í hesum aldrin burðardygga aldrinum ofta hava tey roynt at samla sær eitt sindur av pengum ígjøgnum lívið fyri at kunna byggja seinni og sum tað er í dag so vist teiy eiga meira enn hasar tretivu túsund krónur so skulu tey brenna tær pengarnar av áðrenn tey yvirhøvur kunnu fáa fyri mistinntøku

men tað verður soleiðisnar at tað er kommunurnar sum betala hesa upphæddina tað verður ikki í landi tað verður kommunurnar almannaverkið betali tað fyrst til foreldrini fyri síðani at krevja kommunurnar eftir pengunum tað vil siga at her er eitt uppskot sum ikki letur landið betala men kommunurnar betala og tey siga eisini í hesum uppskotum at somu orsøk er tað eisini vert at biðja kommunurnar at koma inn og spyrja tær hvussu fyrihalda t tykkum til hetta uppskotið tyr hevur ikki verið til hoyringar men tey amfalda at tey koma inn í nevndina at blíva hoyrd og tað haldi eg sjálv er stak fornuftigt serliga tá tað er tey sum betala men so er spurningurin visti mann tekur hasa upphæddina einsamalla so ljóðar hon kanska eitt sindur høg hvat ið kommunurnar skulu betala men visti mann so mótroknar í hvat tað kostar at hava eitt barn í vøkgustovu ella barnagarði so er kanska tann samlaga upphæddin ikki so yvirdrivin høg men tá ið tað er sagt so er spurningur hvussu nógv fara at koma inn í hesa skipanina tá ið vit nú siga tað at tað verður ikki mótroknað í uppspardum pengum meir enn tretivu túsund og tað vænti eg vænti tað verður soleiðisnar at tað heldir ikki verður mótroknað í ogn tá geg kemur út úr trivnaðarnevndini vissu mangan bleiv samdur har tað vænti eg heldur ikki ella eg vænti at tað verður heldur ikki mótroknað í

fær man ikki barnið ansa líkamikið hvussu tú stendur í tí fíggjarliga so ert tú líka stillaður og tá er tað at eg havi hug at seta spurningin við hvussu nógv væntar mann fara og koma inn í hetta systemið tí sum nú er øll tey sum eiga tretivu túsund krónur ella oyga ogn eyka tey eru ikki inni í systeminum so mann kann vænta at tað verða fleiri sum fara fáa ágóðan av hesum ella melda seg til at fáa

eg má persónliga siga at eg haldi hetta uppskotið er gott tað má eg siga akkurát sum hær eg haldi hetta er gott uppskot øvit gjørdu sjálv tá ið eg sat som landsstýriskvinna tá gjørdi eg sjálv upp við sjúkradarpengum at tað var soleiðisnar at fólk sum vóru sjúk meira enn fjøruti vikur at so fóru tað út úr skipanini

um tei áttu meira enn tretivi tisund krónur á bók átti teg átti tey ogn janaðar so bleiv tað eisini mótroknað og við sjúkrapeningnum ella tí nýggju lógini gjørdi mann tað soleiðisar at visti var ratur av sjúku so hugdi mann ikki eftir hvat tú átti ella um tú átti eyka ogn men tú varpbe rættiligar til at fáa sjúkradarpengar í úrgangspunktunum eitt ár tveyoghálvtrýss vikur tað fór fyri fjøruti vikurm tveyoghálvtrýss vikur ella eisini inntil mann visti um tú fórt at blíva frískur aftur út á arbeiðsmarknaðin aftur ella um tú fórt í aðra skipan so hetta her er tta hetta líkist tankaganginum í tí tí lógini so

eg haldi hatta var øgiliga nógv tað sum eg ætlaði at siga í samband vð hetta málið sum sagt hetta er eitt gott mál haldi eg og eg vænti eisini ati

og eg vænti eisini at í trivnaðarnevndini um mann kan koma til niðurstøðu man var samdur um hetta málið at so fer mann at gera broytingar í soleiðisnar at mann heldur ikki roknar móti rokna í ogni tí at eg síggi ikki nakra logikk í at tú kanst eiga tríggjar milliónir á sjey milliónir til tíggju milliónir at bók samstundis sum tú kanska ikki kanst eiga eitt hús sum tú kanska arvaði eftir foreldrunum so eg vænti at hetta er okkurt tekniskt sum mann skal fáa upp á
tak ein viðmerking rutt vang ger so væl
takk fyri eg fari at takka svarpensetiskunnilsløgtur fyri eina góða røðu og eina jaliga umrøðu av uppskotinum og tað er rætt tær eru nakrar tekniskar detaljur sum kanska kunnu sáa iva eg skal koma nærri inn á tað sjálv við mínari framsøgurøðu men annars fari eg at takka fyri røðuna
eitt svenskt um vestoyartíðir kemur
ja takk fyri og tað er nemliga eisini tí tað eisini skal síggjast ljósni av tí sama at eitt slíkt mál fer í trivnaðarnevndina fyri at nemliga at fanga og kjakast um hvissu er okkurt mann kann gera betri og eg dugi bara at síggja at hatta har verður hvørsfallin eitt evni mann tekur upp og eg visti onga løtu í at tað bíða at fáa eina góða viðgerð takk fyri
ja takk síðani fær eykun samuelsen orðið ger so væl
ja takk fyri harra formaður hetta er sum sagt eitt uppskot frá framsókn har mann mælir til at at strika ásetingarnar um um millum annað og og hesa markið á tretiv tisund krónur tá ið mann er tá ið mann fær gjald fyri tá mann fær uppjalsveiting vegna vantandi barnaansing og tað er sum sagt eitt gjald sumalmannaverkið umsitur og betala til foreldrini og sum mann so krevur aftur frá kommununum og eg minnist sjálv tá ið vitumsødu ella tá ið eg sjálv sat í nei klaksvíkar kommunu og hvussu nógv vit ergraðu okkum teimum tíðunum tá ið barnabíðilistin var langur hvussu nógvar pengar vit brúktu upp á at at betala foreldrin til endurgjald vegna vantandi barnaansing og tíbetur fingu vit so bilbugt við tað og fingu etabileraðu nakrar stovnar tað minnist eg mann sæð hvønn mánað og og og og sá hvussu stórar upphæddirnar vóru tað er so ikki støðan í dag og kanska er tað bara í tórshavn kommunu á bíðilistini er men grundgevingin hjá framsókn um hetta her at strika tað fokusera mest upp á hesar tretivu túsund krónurnar men uppskotið gongur út uppá meira enn tað men tað er grundgevingin tað er at at at tað er sera óheppið hjá barnafamiljumi sum hava samlað sær pengar og uppsparing fyri at kunna byggja ella fáa sær eitt býlig at tey mugu brúka teir pengarnir fyrst áðrenn tey kunnu fáa fyribils uppijalsveiting vegna vantandi barnansing og tí havi eg hug t hug at koma eitt sindur inn upp á hetta her við hvat uppijalsveiting er fyri nakað og hvørji prinsippini eru fyri uppijalsveiting tí at ein uppjalsveiting tað er tað niðasta trygdarneti sigur mann altíð í okkara samfelag tað er tá allar arbeiðsmøguleikar og allir inntøkumøguleikar eru troyttir og mann hevur so mann hevur roynt alt annað so kann mann antin fáa fyribilsuppijalsveiting ella varandi uppjalsveiting og tað er so nakrar treytir fyri tí og hitt er so at mann altso mann megnar ikki í einum tíðarskeiði at uppihalda sær sjálvum og sínum tí eitur t uppijaldsveiting og tað er hetta her við at mann he verið út fyri eina almanna hending eidda sum hevur við sær at liviumstøðurnar versna munandi og til dømis stendur so sum tað fjórða punktið í ísær paragraffini sum dømir upp á sovorðnar hendingar sum gera at mann kann fáa fyribilsuppjalvdsveiting so stendur at mann ikki kann arbeiða vegna vantandi barnaansing og so sjálvandi treytirnar fyri at fáa tað har er meginreglan at mann ikki eigur ogn sum kann brúkast til at uppihalda tær sjálvum við tað er har tað eru og har stendur so eitt krónu og upphædd upp á tretivu túsund krónur og so og so eitt undantak sigur mann at mann sær burtur frá ogn ella krónum upp til tretivu túsund og eg havi sjálvur verið við til at tað markið bleiv sett í sínari tíð tí eg meini ikki tað var mark í tí gomlu forsagarlógini og so er tað nøkur undantøk sum blivu gjørd í lógini um almannatrygd og tænastur og har var eitt undantak nettupp hetta her við at at tað man fær endurgjald fyri varandi main og tá i tað er lívshættislig sjúka tey kenna nógv at mann fær kann fáa upp til hundrað og hálvtrýss túsund frá sínum gjøgnum sínum fakfelag sum endurgjald tá ið taðer lívsattislig sjúka tann upphæddin hon verður ikki mótroknað tað valdi mann so at broyta tá øh tað sum eg hugsi sjálvt um eg haldi tað er rætt atat tá ið mann barna hetta her jtaki undir við esun her gjá framsókn ma man finna eina loysn uppá up á hetta her við barnafamiljum at at mann skal verða noyddur at brúka hvørja krónu tá ð eg vegna vantandi barnaansing tað haldi eg vit skulu finna eina loysn uppá men tað er nokk so prinsipielt um mann skal hvussu mann skal gera um tað um tað skal vera at mann skal gera fleiri undantøk ø í hesari lógini í uppijaldsveitingini hvussu definerað vanda so hugsaði eg altso er tað uppsparing til ogn hvat nei nei orsaka uppsparing til at byggja særeini sethús er tað ikki akkurát tað sama viðst tú spart pengar upp og ætla tær at skifta vindu ella tak ella vil hava nýggja garasju ella hvat tað nú kundi verið visti mann skal gera forskelligu undantøk afturat í hesari lógini akkurát við uppijaldsveitingini tað er nokk so prinsipielt tí so er tað ikki tann niðasta tann tann tann síðsti møguleikin tú hevur kann mann siga sum uppijaldsveiting annars verður definerað so og eg vil statvek siga tað er ikki tí eg ikki meini vit skulu loysa hendan trupulleikan men eg haldi at tað er nokk so prinsipielt og so síggi eg so ókey at nú hetta her uppskotið gongur ominbart út upp á at at alt skal strikast altso ikki bara hesar tretivitisund krónurnar men eisini um mann eigur ognir umframt tað stendur ognir umframt altso tín egntín tí tað egna bílikt taðvl saga vas t eiur tvey ella trý hús ella summarhús afturat og sovíðari a tað stendur so í hesum og reiðir peningur virðisbrøv og sovíðari tær definitiónirnar men visti mann tekur hetta gjaldið her ella hesa her orsøkina her ha at brýtur hetta ikki frá tí síðsta trygdarnetinum tað at ein kommuna ikki kann veita tær barnaansingarpláss sum tú hevur rætt til brýti tað ikki frá øllum øðrum sum hevu ví uppjavsveiting at gera hugsi eg tí at tað er nakað við arbeiðsmarknaðar til kunnu vit eg at gera altso mann kann siga hevur tú siga tað tú arbeiddi inntil tú bleiv við barn og tá tá ið barnið so tú hevu verið barsil í eitt ár so sleppur tú ikki aftur til arbeiðis tí at eingin pláss er tøk tað haldi eg kann ikki ordiliga samanberast við hinar almannahendingarnar sum eru sjúku og sovíðari men tað er tað er hvussu her nakað sum mann kann hugsa um og tað hitt afturat er tað at barnaansingin sjálv hon liggur hjá kommununi ert tú arbeiðsoyleysur so ert tú fyrst áfyrst í í í als og ert tú í barsil so er tað barsilsskipanin og so kemur hetta fjórða at vist tú ikki fært barnaansing so kemur tú inn aftur í uppjalsveiting tað er nokk so saman altso tað er nokk so sama vaft haldi eg at eg haldi mann burdi hugt eftir skal hetta vera fevnt av almannalóggávuni og vista skal verða fevnt av almannalóggávuni so má mann inn át definera tað vildi eg sagt nógv greiðari undantakið sum mann ætlar sær at gera enn tað sum hetta uppskotið leggur upp til vildi eg sagt men tað er so nakað sum eg haldi vit skulu hyggja eftir og fáa lýst í í trivnaðarnevndini og sum tað eisini stendur her atat sjálvandi skal mann hoyra bæði kommunufelagi og og almannaverki og og tey sum tey sum eru relevant í hesum samanhanginum men eg haldi generelt sæð at vit hava øgiliga nógvar skipanir sum krossi hvørt annað tí tað er eisini so tá tú dettur út úr arbeiðsloysiskipanini aftaná so slanga tíð so kemur tú inn á almanaveitingar og og tað er ein sovorðin trafikkur aftur og fram og mann kann siga barnaansingarøki sum sum ikki liggur hjá landinum sum er yvirtikið um um hetta er at forleingi seg av tíð ella eftir at forleingi seg a barsskipani ella hvar mann skal loysa hendan trupulleikan tað haldi eg vert at diskutera tí at eg haldi at visti mann fer at broyta prinsippini í almannalóggávuni for nógv ella ger for nógv undantøk so er tað spurningurin hthvat um tað við uppjalsveiting so líkasum missi sína sín týdning tað tað haldi eg hvørnfall mann kann seta spurtmanstekni við og um tað er greiðari vissi mann fær ta loyst upp á onkranannan máta tí eg vit eru púra samd í at hevur tú eina uppsparing tí tú ætlar byggja tærin í hús ein barnafamilja so er tað virkuliga at leggja stein um ein á byrðu at tá mann ikki sleppur til arbeiðis so skal mann heldur ikki kunna hava sína uppsparing men harfrá til at hava virðisbrøv og útgolnar eftirlønaruppsparing og fleiri hús og so víðari er tað so sosial lóggáva vit tosa um vist mann sigur at tað er í lagi tað haldi eg er ein spurningur sum er verdur at taka upp og eg haldi at vit eiga at finna eina eina einfalda loysn upp á hettar so javnaðarflokkurin fer í hvørnfall at geva hetta hesum málinum eina góða viðgerð í trivnaðarnevndini takk fyri harra formaðurja
rudtsvang eina viðmerking hirval
takk fyri ja sera áhugavert er og viðkomandi spurningar sum eykon setir til uppskotið nemliga hetta her við uppjaldsveiting sum vanliga er ætlað til at tryggja teg undir eina eina meira sosialari hending meðan meðan hetta sum vit skjóta upp er er er at broyta tína støðu tá ið tú ikki fært eina kommunala tænastu sum tú annars hevði fingið og sum kommunan annars hevði havt útreistur av so hatta er avgjørt ein viðkomandi diskussión vit hava so valt at at fara inn at loysa akkurát hesa avbjóðingina og valt púra í hesum uppskotinum at sæa burtur frá øllum hinum nemliga tí at vit sóu fyri okkum at tað kravdi eina meira umfatandi nýskipa takk fyri

tað r nettupp tað sum rutt vang nevnir at tú tú at at tað er eins ein almanna hending tí kemur út fyri tí tú ikki fært eina tænastu frá einum øðrum myndugleika hann ikki fær er standa at kommunan ikki standað veita tær barnaansing so kemur verður tað vorderað sum sum ein almanna hending men eg hugsi ttað tað kann mann gott definera tað sum men tað er eisini ein spurningur um hevur tað ikki eisini nakað við arbeiðsmarknaðin at gera arbeiðsmarknaðar tilknýti og sovíðari og so víðari at og vise nú veit eg at eg eri nakað tekniskt í hesum her sum ikki ordiliga greitt í hesum uppskotinum men meni eg skilti tað at byrja við sum tað var øgiliga fokuserað upp á tú hevur spart upp til at byggja byggja tær ein bústað at tað var tað sum skuldi verða strikað og ikki øll hini ikki øll hini tingini at mann hevði innistandandi og virðisbrøv og fleiri hús og so víðari tað haldi eg hvussu eg mann má deskutera takk fyri harra formaðurso er tað eldsu
so bert mercedes kunnu vit søkurt í kirkjavu
ja takk fyri harra formaður eg skilji eygun samuelsen at hon er ikki ordiliga við upp á at hetta skal vera í hesari lógini men eg hugsað mær at fingið at vita frá eykun samuelsen um hon er samd við uppiskotinum um at tey sum ikki fáa ansing av sínum børnum at tey skulu fáa fyri mista inntøku líkamikið hvussu tey standa í tí fíggjarliga at tey skulu fáa fyri mista inntøku sjálvt um teir eiga hús kanska eyka sjálvt um teir eiga meir enn tretivu túsund nógv meira enn tretivu túsund í bankarnum at mann sær frá tí heldur røðarin at tað er í lagi at hesi eisini fáa fyri mista inntøku um ikki annað síðan aðra lóg takk fyri eyguns
ja takk fyri
ja eg reisi spurningin um tað er ein uppjalsveiting mann eigur at fáa tað niðasta trygdarnetið visti mann eigur fleiri hús visti mann eigur hundrað túsund a bók í kapitalpensjón ella hvat hað he er tað tann spurningin reiðist eg tí at tað haldi er eri ivasamt um tað hoyrir so í hvørnfalt ikki heima í sosial lóa gávuni sovið tú kanst eiga fleiri hundrað túsund a bók og tvey ella trý hús tað tað tað meini eg hoyrir ikki heima har men visti mann heldur fokusið sum hetta uppskotið sigur at tá ið tað er tá ið man vegna vantandi barnaansing hevur eina uppsparing tí mann roynir at útvegað sær tak yvir høvdið tað taki eg absolutt undir við at mann tá færfær endurgjald vegna vantandi barnaansing takk fyri
ja síðani fær rósa nei eg og rósa samuelsen orðið ger so væl
takk fyrihara formaður tað sum eg til viðgera nú tað er at broyta treytirnar fyri at fáa uppjaldsveitingvið tað at tú ikki fært børn á dagstovn har verður so lagt upp til at strika ta upphæddina sum eitur tretivu túsund visi eg fari líka sindur aftur aftur í aftur í tíðina so var tað soleiðis tað at dagstovna økið bleiv lagt í til kommunurnar í tvey túsund og áðrenn tá tá var tað soleiðis tað at landið bar ein triðing kommunurnar ein triðing og foreldrini ein triðing tá var tað soleiðis tað at visu kommunurnar skuldu seta eina dagrøktara mammu ella at seta ein ein eini eit dagstovn og byggja dagstovn seta hann í í stovn so var tað við góðkenning frá landsmyndugleikunum og tað var ein øgiliga stór forðing tí at tað var tengt at hvusu nógvr pengar varðu settir av fíggjarlógini og eg minnist sjálv hvussu tað var ta mann søkti um at fáaa sett eina drøktaramammu afturat til tey børnini sum skuldu í mesiga tá mann kallaði ansing so bleiv tað sagt nei men so gjørdi kommunar ter so allíkavæl tá tá ið so lógin kom og tað bleiv økið bleiv lagt up til kommunurnar umsita tá vísti eisini eisini øgiliga skjótt tað at áhugin bleiv størri í størri og tá var tað eisini at mammur har fóru meir meir út á arbeiðsmarknaðina at at arbeiða men tað var eisini soleiðis tað at tað var ikki gjørligt hjá øllum tí at tað var ikki allastaðni at tú hevði møguleikar at koyra børn á stovn og tá bleiv so eina kunngerð lýst har sum hann segði tað at visti tú ikki slapp til arbeiðis so kundi tú fáa kompensering fyri mistu inntøku og tað var so ein útrokning gjørdi upp á gjørd sum sum segði at almannastovan tá veitti ta samsýningina tiltilfamiljuna sum tay mistu í inntøku tað bleiv seinni broytt aftur soleðis tað at tað bleiv sett nakrar treytir fyri og at tað kom inn undir eina uppihalsveiting

er enki t ivast í ati trýstið er stórt serligan her í høvuðshøvuðsstaðnum at fáa børnini inn á stovn og tað má eisini av tí sama setast eitt størri trýst á kommununa at byggja barnagarðar soleiðis tað at børn sleppa í vøksstovu

tað so hendir at børn ikki sleppa í í íein ein dagstovn so sleppur jú foreldrini annar foreldrunim ikki til arbeiðis og sum oftast er tað mamman og vit hyggja eftir hvussu hvussu støðan er í samfelagnum dag so er tað øgiliga øgiliga n stórt trot á arbeiðsmegi serligani innan fyri umsorganarøkini ella heilsuøki og tað er ikki mann siga mann hevur ikki ráð til sum samfelag at ikki at bemanna tey størvini sum til dømis ein sjúkrarøktarføroyingur hevur ella ein tannlækni ella taalso líka mikið hvat er men ella e ella á ein ein einu dagstovni og tí er neyðugt eisini at geva eina kompensering til foreldrini men tað skalikki vera soleiðis tað at tað skal so lukrativt at tú skalt eiga stórar ognir og so samstundis fáa veitingar nú er tað soleiðis tað at kommunurnar hava ábyrgd á dagstovna økinum tað e tær sum hava ábyrgd at tryggja at foreldur fáa børn íá dagstovun

frípláss altso tað hervurur søktingtil kommunurnar um ígjarfríbláss og eg veit væl at kommunurnar ikki gjalda veitingarmis igur gjalda út veitingar men tað kanska vera upp á so pláss at tað heldur vóru kommunurnar sum skuldu umsita hetta økið vistu tú hugsar um hvat kostar tað ikki í tí og pengum at tú skalt søkja til almannaverkið tú skalt málsviðgera tú skalt senda skriv tilm munrnar ella spyrja kommunurnar ela túskalat váttan kommununu um hava stovnspláss ella ikki staðin fyri tað at taðí kommunan á staðnum sum fær mssgr sumsum siga vit hava einki pláss ja men so mást tú eisini kompensera fyri tann partin og sjálvandi skuldi seta nakrar treytir fyri tað skalikki óavmarka hvussu nógv tú kann petala út men tað má líkjast nøkulunda tað tú missir í løn men sjálvandi eitt mark eg haldi tað at t htta er áhaavertmál at arbeiða við og eg haldi hetta ereitt rættiligani umráðandi mál eisini sum er við til at seta trýst á kommunurnar og at trivnaðarnevndin fer at taka teirra tæð bæði almannaverkið og kommunufelagið inn til hoyringar meðan málið verður viðgjørt og mín spurningur verður so til kommunufelagið um tað ikki er rættast at hoyrir heima hjá kommununi tí atr kommuna sum hevur føling av á økinum og ogog tað setir eisini upp aftur nógv størri trýst á kommunurnar at útvega tað tað tilboðini sum foreldrini hava brúk fyri til at fáa møguleika at koma

ikki eg veit at mann fer ikki at kunna í hesum samanhangi broyta tað soleiðis at kommununar sum yvirtaka økið og men eg haldi tað tað er rætt at mann hyggur uppá um markið tretivu er

takk fyri ja tað eru sera viðkomandi spurningar sum rósa samelsen settir og sjálvandi nakrir av hesum spurningunum høvdu vit gjarna viljað fingið svar upp á áðrenn vit koma við hesa lógaruppskotinum men vit hava ikki atgongd sum vanligt tingfólk til nóvað av hasum har tølunum men kanska mann kundi biðja um tað í nevndini at fingi eieitt neyvari innlit í støðuna hvussu nógv fáa veiting hvussu nógv fáa ikki og so víðari annars fara at takka rósi samensen fyri eina góða viðgerð av uppskotinum takk fyri
en
hvarra formaður eg haldi eisini tað at tað er rætt at fáa innlit í hvussu nógv fáa men tað er eisini rætt at fáa innlit í hvussu nógvbørn standa á bílista og eisini tað hvussu leingi standa tey á bílistan so at eg haldi at taðer rættiliga spennandi mál at arbeiða við sum kanska gera vit veru kanska sindur meira klók tá vit fáa tað út aftur í nevndini men eg ivist onga løtu í at beinlana máta verður eg skal ikki siga tað at nakar vísir at mann ikki víti takk fyri
ja so er tað eyðguns samuelsen ger svæl
ja takk fyri øáhugaverdar hugleiðingar hjá rósu samuelsen skilti hana rætt at hon helt at mann skuldi bæði hyggja eftir uppphæddini sum mann kann fáa í endurgjaldi fyri tá i man ikki fær vegna væntandi barnaansing vit hava jú eina heilt aðra upphædd tá ið mann ikki sleppur til arbeiðis tá ið mann meir útreiðslur vegna breka barn tað er so ein heilt onnur upphædd øog hitti hin parturin heldur rósa samunse at mann skal fokusera upp á at tað er endurgjalds ella mann ikki skal missa uppsparing vissi mann ætlar at skaffa sær takayvirhøvdið ella skal tað vera yvir alla linjuna tað haldi eg intersant spurningar rósa samulse

takk hyhara formaður eg haldi ikki at mann skal taka straffast fyri at mann hevur eina uppsparing til at seta búgv tí at treytirnar fyri at kunna seta búgv og treytirnar fyri at fáa eitt lán er tað tú hevur eina uppsparing so tað er enki ivast í at tann altso tað má ikki nertast vissi tú fer og noyddir at brúka av teimum pengunum sum tú hevur til uppsparing til at seta búgv í so tekur tað eisini longri tíð áðrenn tú kanst seta búgv so at sjálvandi er tað hsparingn hon hon má ganga frí av hesum hertakk fyrija
síðan er tað siri steinberg sum fær orðiðgjørt væl
takk fyri harra formaður tað er framsókn sum leggur fram eitt uppskot um tað at vissi mann ikki fær eitt barnagarðspláss ella vøðgustovupláss ella pláss íð dag røkt so kann mann tað kann mann so í dag so kann mann søkja um at fáa fyribils uppijaldsveiting og tað er almannaverkið sum um á málsviðger tað men krevur som kommununa aftur eftir pengunum akkurát tann partin virkar eit sindur umsitingarliga tungur tað kundi mann so hugt uppá visti mann vil hava tað ett sindur lættari í samfelagnum við umsiting men tað er eingin ivið um tað at fólk mugu sleppa til arbeiðis og so tað hvussu loysir mann tað treytirnar eru sjálvandi tað er sjálvandi treytin við vistutú skal fáa sær fyribils uppjaldsveitingina og har er so at tann eina treytin at tú má ikki eiga meira enn tretivu túsund krónur og tað sum framsókn mælir til tað r tað at mann tekur tað kravið burtur úr lóggávuni og tey grundgeva við ati hetta er eitt krav sum barnafamiljur eiga at sleppa undan tí at tey spara sær upp til at finna nakað at búgva í og okur vita hvussu dýrt er at seta føtur undir egiðborð og tað er heilt ótrúliga ringt og dýrt at skaffa sær nakað at búgva í og tað er eitt annað sum eisini hevur gjørt tað trupult at spara upp tey síðstu árini tað broytist kanska nú treta negativa rentan so tað hevr ikki loyst seg heldur at spara upp tað er títað heu ikki verið nakað men sum eg skilji heftaer uppskoti so verða tað eisini aðrar treytir sum fella burtur altso vist tú eigur aðrar ognir og so víðari og tá haldi eg manma p á einlanna máta hyggja eftir hvussu mann ger tí at ein almannaveiting má fara til tey sum veruliga hava brúk fyri te og ikki ikki til fólk sum hava pengar ella sum hava stórar ognir vissi løgtingið velur at gera hetta so er tað nakað sum kommunurnar koma at betala fyri men men tað er neyvan stórar upphæddir tað dugi ikki at síggja almannaverkið hevur eina øgiliga góða heimasíðu og tað stendur har at í løtuni eru tað trý hundrað og fýraogfjøruti fólk sum fáa fyribils uppijaldsveiting tað kann vera av øgiliga nógvum ymiskum orsøkum og at tað er bara fýra sum eru í skipanini vegna vantandi barnaansing so tað ikki men tað kann so vera onnur sum ikki sloppin uppí men neyvan eta nakað øgiliga stórt tal so so fíggjarliga trúgvi e ikki at hetta her eigur at vera so øgiliga taðtaðtaðtað burdi teg ikki gjørt tá ið tað kemur tilhesa fyribils uppjaldsveitingina so var hon nokk so nógv uppi at venda tá ið okur akkurát viðgjørdu hendan her oljustuðulin sum bleiv latin og tá bleiv sagt tað ati serliga fyri tey ungu undir og fimmogtjúgu er tann hetta tann veitingin eru so mikið lág at tað er at tað tað er trupult at liva av eghaldi taðvera ein fimms krónur lokkurt sovorði f fyri tey heilt ungi so tað var ttað va hvørfall ein av teimum upphæddunum sum okur í nevndini blíva biðin um at farat hyggja eftir øh sjálvandi er tað altíð trupult at fara at gera undantøk í eini lóg og sjálvandi má mann hyggja eftir at eta bara hesar tretivu tiúsund krónurnar eg leta undan tøk fyri alt møguligt annað eisini so haldi eg teimum blívur eitt sindur trupult men tað skal sjálvandi fáa eina góða viðgerð men mítt besta ráð til tilframsókn tað er at fara upp ikkja barnagarðar sum kann sleppur undan hesum her tað er nummar eitt t jøggjøgnum kommununa til dømis at at fáa tað gjørt tí at tað er neyðugt og og tað virkar sum sum eg vet ikki sum uttanfyri standa hndi hvørfall so virka tað ikki akkurát sum sum tað er tað sum liggur fremst á hjá hjá kommununi í løtuni er tað kanska hetta her ein á uttan fyri her ha kanska barnagarðurin hevði verið tað besta íløgan í løtuni men tað er so tað so er tað eitt mann man eisini hyggja uppá tað er tað at vissumann ger ger tað soleiðis at tað verður forhaldsvíst lætt at fáa eina veiting meðan mann er heima tað kann eisini fáa kommunurnar at drála yvirhøvur at fara at viggja tað veit eg ikki men tað kann í prinsippinum men tað má mann sjávandi hyggja etir men í útgavspuntum haldi e ta it fínt uppskot men eg haldi at okur mága mugu hyggja eftir í nevndini at tað framhaldandi altíð má vera soleiðis at at almannaveitingar vera bara latin tey sum veruliga ikki klára seg altso taðtað má vera okara grundprinsipp men tað fari eg so at finna útav í nevndini tað skal vussu fáa nakrar góðar hoyringar og eina góða viðgerðtakk fyri
ja so fær eyðgunn saman við mær sítt gjørt væl
ja takk fyri harra formaður nú nevndist siri siri steinberg nevniliga ein part sum eg ikki náddi at koma inn á mínar røðu tað var nettopisti her sum er á eini ungu sum er upp á uppihaldsveiting hon bleiv tann veitingin bleiv hækkað eitt lítið sindur í undanfarnum samgongum men hon er framvegis ótrúliga lág til tey sum eru tey ungu og og og har royndu vit at finna útav hvussu nógv hvussu leingi mann var á sær fyribilsveitingina tí at mann kann siga ókey ein lágveiting eg haldi um sjálvt um eg haldi um burtur at hækka meir so so kann mann forsvara tað vistu er eina stutta tíð av mánað ella eitt ella annað tú ert á tí og tað er tað sama við kundi mann sagt um men tað fingu vit so ikki upplýst í tað fann mann ikki tav akkurát tá og tað er tað sama við hesum heri hesum gjaldinum hvussu leingi er mann á tí tí tað eigur at vera fyribils
ja so er tað siristenbergger so væl
takk fyri harra formaður ja tað púra rætt sum eygum samulssen sigur og eg veit ikk um mann kann í formasins loyvi koma í ein áheitan á landsstýrismannin um kanska a hyggja eftir tí veitingini fyribilsveitingini tað bleiv sagt at at eitt var tað at hon var var so lág til tey sum fóru undir fimmogtjúgu men eisini hett her við at mann heldur í hvørfalli utgavnspunktum at við særi fyribilsveiting som mát tað vera nakað sum eru í øgiliga stutta tíð og tað bleiv sagt at fólk kundu verið í har í ár tað verður tá verður tað nokk so trupult so so at sum áøll onnur lóggáva so hevur hevur eisini hendan lógin brúk fyri at verða eftirhugt av og á og kanska tað skuldi komið nakrar greiðar ásetingar eisini enn um hetta her vissi mann ikki fær í barnaansingtakk fyri
ja og so er tað ruth vang gerst væl
ja eg eri púra samd við røðaranum í at loysnin er jú at kunna bjóða øllum familjum dagstovna pláss til síni børn tá tey hava tørv á tí og tað havi eg eisini roynt at gjørt vart við í tórshavnar kommuna og eg hugsi nevniliga at við einari sovorðnari skipan sum hesari at mann fær skumpað undir tí hetta er altaná líka dýrari fyri kommununa enn tað at reka vøggustov ella at at at bjóða eitt eitt hvussu r raksturin av einum vøggustovuplássi so at tað burdi skumpað undir tann vegin takk fyri
takk fyri at
rar formaður ja eg haldi tann tannyvirskipaða loysnin er sjálvandi at mann hevur eitt nøktandi tilboð soeis at allar familjur fáa dagstovnað pláss tað er heldur ikki eg haldi tað er ikki ordiligaí ordan at mann ikki hevur tað í í dagsins samfelag har mann veit at øll fólk hava brúk fyri at fara til arbeiðis viðs tað yvirhøvur skulu kunna uppihalda sær so tað má tað er ein so grundleggjandi tænasta at tað má eitt og hvørt býráð hava sum sum fremsta mál at hava nøktandi barnaansing og tá ið mann hevur tað at mann kann fáa pengar fyri vantandi barnaansing so er tað bara tí tað ein absolutt neyðloysn hitt má vera tað fremsta málið takk fyri
ja síðani er tað steffan klein poulsen sum fær orðið ger so væl
ja herhava vit so eitt uppskot frá framsókn um at strika tey krøvini sum eru til til ogn í sambandi við eina fyribilsveiting tá viðkomandi ella ja tað viðkomandi ikki fær pláss á fyri sínum børnum á dagstovuni og og við at strika hesi krøvini ta ta treytina sum er sum merkir tað at at øll fáa eina fyribils veiting um børnini ikki fáa pláss av dagstovuni og

hetta er kanska byrjanin upp á tað eg veit ikki um framsókn hjálpir okkum á veg at koma har til men tað uppskotið tað uppskotið er á veg og hetta her hetta er sjálvandi eitt sindur øðvísi proplematikkur

eg hugsaði hvar hvar er hesin her trupulleikin tað er kanska eingi loyni at tað er serliga í miðstaðnum eg dugi ikki at síggja fyri mær at at tær smærru kommunurnar runt um kring hava akkurát hendan trupulleikan við við at hava dagstovna pláss meg eg skal ikki siga at tað eru nakrar men tað er serliga her í miðstaðnum og og í tórshavnar kommunu hara tættir verður øgiliga sjónligt í í fjølmiðlunum at at foreldur bíða leingi við at fáa

og og tað er soleiðis at at kommunurnar rinda fyri hesa uppijalsveitingina sjálvt um tað er ígjøgnum almannaverkið at altíð heta hevur umsitið so er tað kommuna síðsta enda sum sum betala tað aftur og og har er tað rættiliga áhvert at fingið greiða hvørjar tær fíggjarligu avleiðingarnir eru og og tað er sjálvandi vónleyst framsókn at at at koma við nágreiniligum tølunum um um tað tá ið tey leggja eitta uppskot fram sum sum andstøðu løgtingslimur meni tað er nakað sum mann sjálvandi má fer t hyggja eftir tí at tað sum verður nevnt í í viðmerkinguni her er at mettleysliga kostar uppijaldsveitingin í kommunani nakrar túsund krónur meira samhett við útreiðslurnar av einum vøksstøvuplássi sum skipanin er nú um man kann siga hetta er hetta er akkurát sama argument fyri at at lata pengarnir fylgja barninum tað sum vit hava susum er eitt annað mál men at mann sigur at at at tað vur tað hevur jú ein ein kostnað fórlts sís høgur kostnaður per barn og og fært tú ikki lut í hesari veitingini her a so so g sevma jú argumentir jat okkur tat skal koma í staðin ø og og hvussu nógv altso eg hugsi um um tað er tíggju fólk á listanum sum bíða ella hundrað er rættilia avgerandi fyri hvussu dýrt hetta er blíva fyri fyri kommununa øh so har hugsi eg at sjálvandi og tað tað fer í nevndina eisin at gera at fáa viðkomandi hoyringspartar inn kommunufelagið o almannaverki verðurnevnt sum eru øgiliga aktuellur hoyringspartar og tað kundi verið aðrir eisini men eg havi eg havi ikki so ræðuliga nógv at leggja afturat harra formaður uttan tað at eg dugi at síggja at at tað góðar við hesum her er sum fleiri hava nevnt at tað leggur trýst á kommunurnar at veruliga handla soleiðis at fólk ikki blíva við altso soleiðis í mánaðarvís eru á hesum her bíilistanum tí at hava tey eitt ynski um at fáa børni á stovn ja men so er tað jú eisini tí at tey ynskja at koma út á arbeiðsmarknaðin og og hvussu stórur partur av teimum fáa uppijalsveiting í dag altso at hvussu nógv er undir tretiv túsund krónum ella á hasunm ognarmarkinum oghvussu nógv er ikki er rættiliga áhugavert tí at ert tú yvir hetta markið og veruliga her ett ynski um at sleppa út á út á arbeiðsmarknaðin ter ikki møguligt so er tað ein øgiliga stórur fíggjarligur missur men at siga at aso farið frá tretivu túsund krónum tl til einki mark at hava ha øhkann kann eisini virka eitt sindur ógvusligt í fyrstu atløgu men men eg dugi sjálvandi ikki t at at gjøgnumskoða alt tað altso onkur sum eigur eina millión a bók skal skal viðkomandi fáa hesa uppjavsveitingina eg eg veit ikki hvussu rætt tað vendir ervið við at taka markið fullstendiga vekk men men men eg skilji væl argumentið fyri tí tí at

sum jú er ein tænasta sum sum tú faktiskt við til at fíggja og og kostar rættiliga nógv perbarn men tú fært ikki tikið lut í hesum her so er hettaher rættiga ar gott argument fyri at at æt mann faktiskt strikar markið men eg dugi bara ikki at at síggja fyri mær enn hvat hetta merkir í praksis í pengum og og hvussu nógv fólk vit tosa um soe
ruth fong eina viðmerking
takk fyri ja tað er tað er serliga her í tórshavnar kommunu eg havi ringt runt til hvussu er nakrar stórar kommunur og spurt meg fyri aðrastaðni er tað nokk so vanligt at tá ið tað nærkast sumrinum altso áðrenn tey elstu børnini fara í skúla tá kann tað gott vera ein avbjóðing at fáa børnin á stovn men hetta ttað kann vera ein avbjóðing alt árið tað tað er so vít eg skt eg havi skilt mest ein trupulleiki her í tórshavnar kommunu annars fari eg at takka røðaranum fyri eina góða viðgerð av uppskotinum takk fyri

ja eg eg ivistikki í at at tað er sum ruttvang vísir á í í periotum har tað stendur á hjá øðrum kommunum enn tórshavnar kommunu og eg nú havi eg ikki spurt meg fyri meg hvat bara ffyri at halda meg til mína egnu kommunu og har haldi eg tað er í kvanastuns kommuna har har tað er ríkiligta plássi tað er tað er ikki tað er ikki avbjóðingin mmen ja eg haldi at eg haldi t at at kommunurnar kommunurnar eiga jú at at veita veita hesa tænastuna í útgangsdegnum og sjálvandi tú tú kanst ikki smekka s tað skuldu tveir tríggir nýggir bygningar til ella ella hvat hvat tað krevur fyri og og og starvsfólk og annað tað tað fær mann tað tað skil mann væl tað er teg avmarkað arbeiðsorka og og og tú fært ikki sett inn hundrað prosent enn men hinvegin legg tað trýsta á soleðis at kommunar ikki bara lata fólk var á hesum listanum tí tí fólk kunnu hel ikki blíva við á vera hesin listanum

takk fyri tær formaður ja trupulleikin haldi eg sum eg havi skilt eisini erina er so gott sum bara í tórshavnar kommunu og tað hevur heilt sikkurt nakað við ta stóru tilflytingina at gera at tað koma nógv fólk upp á stutta tíð og eisini barnafamiljur men tað sum fekk meg at gera eina viðmerking tað var eitt her við við uppihaldsveiting veiting tað at vit hava eitt niðasta trygdarnet í okkara samfelag at tá ið mann altso allir aðrir møguleikar troyttur og tað er vegna sjúku og so víðari at so sigur mann tað er ein mark fyri inntøkuna manevur fyri at kunna fáa sær veitingina heldur miðflokkurin at mann skal hava uppihaldsveiting at at eingin treyt skal vera við yvirhøvur at so skulu øll bara kunna fáa uppihaldsveiting óansæða hvussu nógvar pengar tey eiga ella hvussu nógvar hús tey eiga ella er tað ikki rættiliga prinspielt
svøvn
jú tað tað var eikni tað sum sum eg endaði mína røðu við at at tað tað virkar nokk so atat í at í dag er eitt mark á tretivu túsund krónur og so má mann ynskja at flyta seg til ella faktist strika markið so einki mark her tað tað virkar nokk so tað virkar nokk so ógvusligt í mun til ja at onkur kanska eigur tíggju miliónir á bók og og og kann fáa úr hesin her altso tann tann tað prinsipiella í tí er ja tað er tað r tað er sjálvandi nakað mað ska taka støðu til men hinvegin so er hetta her akkurát argumenti fyri ein øðrum máli s sum vit arbeiða við men eg skal ik skal ikki blanda tey saman men men tað at tað at altso hvørt einstakt ba kostar ógv tíggju túsund um um um árið og tá tú ikki fært lut í tí tænastuni sum tú annars ert við til at fíggja so kan man siga so hevur framsókn eitt øgiliga gott argument her men men kanska har skuldi verið eitt mark
síðani eru tað ruttvang ger sovæl
takk fyri ja eg haldi at hendan viðgerðin hevur verið sera áhugaverd av hesum her uppskotinum sum vit hava lagt fram nú er tað sagt fleiri ferðir men eg haldi eg kann kanska líka heilt stutt endurtaka at tað sum hetta uppskotið gongur út uppá er at strika ta ásetingina sum sigur at fyri at tú kann fáa hesa her veitingina vegna vantandi barnaansing so skalt tú ikki eiga meira enn tretivu túsund tað er tað sum tað gongur út uppá har sum vit halda at tað skal púra strika strikast soleiðis at tá ið tú ikki sleppur til arbeiðis tí at tú ikki fært eitt dagstovnapláss sum er ein kommunal tænasta jamen so skalt tú fáa hesa her uppialdsveitingina og vit skjóta upp at tað skalt tú hava óansæð og eg má siga eg haldi diskussiónin er sera áhugaverd og og hevur eisini fingið meg sjálva at hugsa er tað nú rætt at gera tað hesari skipanina tí eg eri púra samd um at mann skal ikki hava sosialar skipanir sum eru ætlaðar at lofta teimum sum virkuliga eru í neyð um eg so m at siga til fólk sum ikki eru í neyð so spurningurin er eisini um hendan her tænastan er í rættari lóg tí samtíðis haldi eg at eg síggi hesa her veitingina sum ein erstattning ein kompensatión fyri at tú ikki fært eina kommunala tænastu sum aðrir borgarar fáa og tí ert tú forðað í at hava eina vanliga inntøku sum tú annars hevði havt og eisini grundgeva vit við nemiliga hesum her jamen óðansæð vissu tú hevur barn til dømis ei vøkgustovu eg trúgvi s lekki at fólk eru greið yvir tað men tað kostar kommununum nokk so nógv tteitt vøggustovupláss í tórshavnar kommuna í dag kostar tilsamans í rakstri tólv og eitt hálvt túsund tá betala foreldrini eitt foreldragjald sum svarar til sjeyogtjúgu prosent sum ger at tað sum kommunan betalir vanliga er góðar níggju túsund men sjálvandi visti tú fært frípláss so betalir kommunan allan kostnaðin sum er tólv og eitt hálvt túsund um mánaðin harafturat kemur kostnaður til íløguna at gera dagstovnar sum eisini kostar kommununum sjálvandi og tað sum ítøkiliga hevur fingið okkum til at leggja hetta her uppskotið fram er at vit hoyra eg kenni sjálv fleiri ítøkilig dømi eitt nú at fólk hava mugað brúkt sína sethúsauppsparing fólk sum ikki enn hava ognað sær sín bústað og tað vita vit jú kann vera sera torført serliga her í miðstaðarøkinum og kanska allastaðni eftir hondini tí at tað er so dýrt at vissi mann so skal brúka teir pengarnar sum mann hevur spart sær saman til at uppihalda sær sjálvum tí at tú ikki sleppur til arbeiðis so er tað at geva barnafamiljum sera sera trong fíggjarligt korð og sjálvandi so er tað spurningurin hvat visti mann nú er múgvandi hvat nú visti mann eigur tríggjar milliónir á bók ella í partabrøvum og hvat visti mann eigur fimm hús skal mann so statvekk hava hav hesa her veitingina visti mann stutt sagt er í einari støðu har sum mann saktans kann forsyrgja sær sjálvum sjálvt um mann ikki sleppur til arbeiðis hevur mann eina maka sum hevur ordiliga høga inntøku so er tað kanska ikki út frá einum sosialum sjónarmiði neyðugt men hinvegin er tað nokk so prinsipielt og steffan klein poulsen var inni á hesin her at tað akkurát er tað prinsippið mann fer at brúka til at lata pengarnir fylgja barninum og vandin er nemmiliga har at viessi veitingin er so lág so fer tað primerkt at vera ein tænasta sum tey sum longu eru best fyri fara at gera brúk av tí hini ikki hava ráð til at taka av tí tilboð so at tað er ei nokk so prinsipiell diskussión sum eg haldi er viktit at hava og eg hugsi eisini visti mann sær tað sum eina avbjóðing at hetta letur upp fyri at at eisini tey sum vit síggja sum ordiliga múgvandi fólk ikki skulu hava hesa veitingina jamen so kann mann seta avmarkingar á okkara uppskot er bara í útgangspunktunum at fært tú ikki hesa her tænastuna so fært tú so verður tú kompenseraður í einari upphædd simpultenn tí at tú ikki sleppur til arbeiðis og tí tú missir tína inntøku óansæð hvat ú so eigur á bók ella hvat makin tjenar ella hvat tað skuldi verið

øja eg haldi at hetta uppskotið er so mikið væl lýst og tað fari eg at takka røðaranum fyri og eg haldi hetta verðið sum sagt ein eini gevandi viðgerð so eg havi ikki so øgiliga nógv at leggja omaná ella leggja afturat nú eru vit ikki í trivnaðarnevndini her sum h sum hetta kemur til viðgerðar men eg haldi vit fara at royna at koma at lurta eftir viðgerðini og eg vóni ati uppskotið fer at fáa eina góða viðgerð takk fyri

takk fyri harra formaður eg skal gera skjótt av tað mesta er sagt eisini av tí sum eg sjálvur ætlaði t a gutt so eg sul ikki leggja nógv afturat eg veit hasumi fólk eru vilja gjarna sleppa í vikuskifti og tað skuldu tey sjávandi sleppa at tað var heilt skjótt at viðmerkja okkurt á tí sum eg hugsaði nú tá ið eitt broytingaruppskot er agt til eina lóg sum eg sjálvur umsiti eg haldi at í júgonskjøluni er hetta hetta er ein heftir áhugavert sumframsókn eitt áhavert mál sum framsókn reisir nú um treytirnar hjá fólki at fáa hjálp tá ið tey ikki fáa børnini ansaði á stovni tá ið tey hava hugatfarlal arbeiðsattur men kanska ikki sleppa tí at har er ikki pláss til tey nøkrum dagstovna ella hvat tað skal vera har eru nøkur ivamál haldi eg við tí sum framsókn skjýtur upp sum mann má aderessera sum eisini er gjørt her millum annað tað at mann so at siga ætlar næstan at sleppa ella at mann ætlar at sleppa øllum krøvum fyri at fáa fyri at fáa fyribils uppjalsveiting vegna vantandi stovnspláss í hvussu skilagott tað er at mannat mann sleppur so at siga øllum mørkum tá ið tað eru fólk sum kunnu eiga øgiliga nógv um tað ikki eru rættvíst at mann rættvísari at mann fyrst kanska í so stóran mun tað er gjørligt hjálpir sær sjálvum so at siga hvar gongur markið fyri nær ið tað almenna skal fara inn í eina veiting er eina øgiliga áhugaverd diskussión sum erhaldi g verðu eisin tikin upp í trivnaðarnevtini tað ivist ikki í men sjálvur havi eg ofta sett spurningatekin við hetta her sa upphæddná tretivu túsund sum stendur gongur aftur í sosialari lóggávu í føroyum hef tir ein upphæddin sum eg haldi er verd at í sær sjálvum hava eina diskussión um tí at eg havi roynt at spurt meg fyri hví i upphædin er tretivu túsund ikki bara her vit sóu ta eisini í familjuískoytinum men tað stuttasti langa er at tað er eingin sum hevur eitt ordiligt svar upp á hví akkurát upphæddin ofta ognarkravið har upphæddin er tretivu túsund so tað kundi manntað kundi verið ein ein fín diskustión í sæ sjálvum havt eisini í hesum førinum men sum sagt so haldi eg at hetta uppskotið fær kanska at deka no langt og at eitt ella annað krav ognarkrav eigur at vera í einari veiting sum hessær eitt annað sum er nokk so prinsipielt í hesum her heilgini sum er vert at diskutera tað er nú er økið jú kommunalt burturav sum rut vang ju er greið yvir so eg seti mær sjálvum tann spurningin hví er hetta yvirhøvur eitt mál sum vit diskutera her uppi í løgtinginum hví er hetta ikki eitt tá ið økið er kommunalt hví er hetta ikki langt síðani flutt út á kommunurnar at taka sær av pá sama máta sum nú ætlanin er at loyva kommununum sjálvum at áseta gjøld fyri á eldrarøktini til dømis tí tað er eitt øki tey hava yvirtikið átti mann átti mann so ikki eisini at lagt hetta út til kommunurnar at umsita fult og heilt heldur enn at hava ein millummann so at siga í almannaverkinum sum umsitar hetta og oðrenn henta fyri kommunurnar og kommunurnar betala so almannaverkinum aftur fyri besveri so at siga tað kundi verið haldi eg eisini n diskusión var tað tikið upp at at var tikið flutt málsøki alt sum tað er ella flutt hetta her út til kommunurnar g umsita eg veit væl tað at veitingar er ikki nakað sumkommunurnir sum so taka sær av teir umsitu o málsøkera men spurningurin er um mann ikki átti at gjørt og so haldi eg eisini eitt annað er hetta er eitt undantak í einari lóg har ið eg eri generelt nokk so skeptiskr yvin fyri at gera fyrinógva undantøku í eina lóg vit síggja millum annað í skattalóggávu at at har eitt undantak kemur koma fleiri tá haldi eg tað e greiðari við einum generellari generellari lóg heldur enna fylla anað ofta við við undantøkum tað er í stutt um tað eg haldi hat tað er intesant hetta er áhugavert heftir eitt áhugavert uppskot frá framsókn hetta er einhetta er ein áhugaverd diskussión og eg ivist ikki í tí ati fer at nei orsaka trivnaðarnevndin fer atviðgera tað væl og virðiliga og sum sagt so haldi hetta reisir øliga nógvar øgiligaáhgaverdir spurningar sum mann kanska burdi tikið víðari eisini veitingar sum heild bæði upphæddir og hvørjar veitingar viti vit geva og øum mann burdi kanska tikið nú nú er tíðin sjávandi avmarkað sum hendan samgongan hevur eftir men hetta eru í grundini eitt eitt eitteitt nógv gjøri kanska arbeiðið mann átti at farið undir at eftirhukt alt tað sum eitur veitingar frá almennari síðu og um nakrar sum til dømis henda hann kanska ikki líka frægt úti í ta økinum sum har tað í veruleikanum eigur at vera og hoyra heima ogí kommununum tíð eg ivist ikki í at tað eru fleiri onnur dømir um tað sama eg nevndi eldra røktini á gjøldini á eldraøkinum til dømis í íáðni har eru eg ivist ikki í har eru fleiri dømir sum hesi her men tað krevur sjálvandi at mann tað krevur eitt nógv gjøtligari arbeiði en hetta her so øgilia áhgavert uppskot sum sagt har eru spurningar sum kunnu setast so tað ivist ik í at trivnaðarnevndin fer at gera væl og viðiliga takk fyri
so er tað viðmerkingar rósa samuelsen ger so væl
takk fyri harra formaður tað er einki ivast í at sær tú uppskot sum at her ger eisini tað at tankarnar fara víðari og hyggja eftir hvat kunnu gera tingin øðrvísi tá landsstýrismaðurin sum sigur tað at nú er tíðin við at fara so minnist eg tá ið eg sjálv sat í almannum á alráðnum tá ámissuhývundi í endanum av valskeiðinum skalt tú eisini tora at seta nakað arbeiðargongd og við hesum at hyggja eftir lóginum arbeiðbeiðsfamilum tiltøk so vóru allir politiskir flokkar við í tí fyrireikingararbeiðinum sum var klárt at arbeiða við í einari nýggjari samgongu so at tað ber øgiliga væl til at fáa semjurnar í hús áðrenn til dømis at væla so veit mann í verulei hvat er mann at arbeiða við

fyri harra formaður ja tað er púra rætt sum rósa samuelrósa samuelsen sigur tað ikki soleiðis at mann skal bara seta seg og bíða eftir klokkuni nú og til at klokkan ringir um mann mann feri út so at siga at tað sjálvandi ikki tað sum eg hugsaði var at tað erikki at arbeiði sum ella tað er neyvan at arbeiða sum verður liðugt til tíðina skuldi mann farið undir tað nú mentíðin er altíð røtt at fara undir tað sum er rætt at gera sjálvandi er tað tað so har eri eg har eri eg púra samdur við við rósu samuelsen og eg rokni eisini við akkurát í hesum økinum trúgvi eg at sum í so øgiliga nógvum førum tá ið tað er mál innan fyri almannalóggávu so hevði tað verið ein ein trúgvi eg møguligt at funnið eina eina semju um tað men sum sagt tað sum eg hugsaði um er at tað er neyvan at sovort arbeiða so stórt arbeiði sum í veruleikanm er har verði liðugt hesi megna samgongufreistuna taðvar tað eg hugsaði um takkfyri harra formaður
ja takk so er tað rutt vang ger so væl takk
gía eg fari at takka landsstýrismanninum fyri eina jaliga og og viðkomandi viðgerð av hesum uppskotinum hjá okkum nú nevndi landsstýrismaðurin sjálvur eldraøki og tað hevur jú gjørd eina eftirmeting av eldraøkinum við nógvum góðum og spennandi uppskotum til hvussu mann kundi betra um tað er nakað er tað nakað sum landsstýrismaðurin arbeiðir við og hvussu bar til vit einki at hoyra um tað eg las nemliga við sera stórum áhuga tað álitið sum kom men síðani hevur mann ikki hoyrt nakað meir takk fyrija
so er tað sólvit nolsøe ger so væl
takk fyri harra formaður ja ítøkiliga hava vit við støði í eftirmetingini tráúr ráðnum almannamálaráðnum tað er tikið upp tosa við kommunufelagið um andskasamsýningina og um at fáa gjøldini á eldrarøkni lagt út til kommunurnar at umsita tað er so ítøkiliga út frá eftirmetingini at vit hava gjørt tað men eftirmetingina av eldraøkinum er eitt øgiliga altso tilmælini eru røkk inn í so at siga øll ráð ella tey allarflestu so tað sumann kanska átti avt gjørt frá byrjanin av var at øll ráðini saman við kommunufelagnum samansett e og og gjørdu ein so ein pakka so at siga hvat kunnu brúka metingina til og hvørji átøk kunnu vit samla fremja nú út frá tí tirmetingin var gjørd tað tað bleiv so ikki gjørt men úti í almannamálaráðnum hava ítøkiliga tikið upp anska samsýningina og at fáa ásetingin av gjøldunum o lagt út til kommunurnar at umsita og so er tað forestini eisini lagt út á heimasíðuna nú eftirmetingin tað var tað rósa seinasti diskuteraðirhattrósa samuelsen tað tað er lagt út á alment til øll at hyggja at nú í øllu førum takk fyriy
so vóru ikki fleiri sum hava biðað um orðið orðaskifti er endað mál ferð í trivnaðarnevndina til víðari viðgerð tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður aftur týsdagin klokkan ellivu týsdagin áttanda novembur klokkan ellivu og tá er skráin endan fyrsti á skránni er atkvøðugreiðsla um skrivliga fyrispurning nummar tvey vandamikla sparingar á heilsuøkinum síðan r fyrsta viðgerð av løgsmál nummar fimtan uppskot til løgtinslóg um broyting í løgtslóg um boirvirðisgjald tað er leingja av tíðarskeiðnum fyri endurnintadan morviðisgjaldið í samband við keypa orkuvinarligum motorakførum og fyrsta viðgerð av nummar sekstan uppskot til løgtislóg um broyting í løgtslóg um avgjald við skrásetingamotorakførum tað er áseting um stigvís hækking a virðisgjaldina orkuvinarligum motorakførum hesi bæði málini sum eg havi nevntt verða viðgjørd undir oynum síðani er tað løgsmál nummar seytjan fyrsta viðgerð uppskot til løgtislóg um broyting í løgtslóg um áseting av skatti tí ásetingarlógin broyttir skattastig og øktir barnafrádrátt og so er tað fyrsta viðgerð av løgsmál nummar sjeyogtjúgu uppskot til ríkislógartilbon um annorning um íkrafttretivu forferðinu av deglig av lóg um enduringa komkurslógini forskelligu andrilógi o del i av lóg um endrygv av konkurslógin lóg um lønd mkernes karantifond á lóg om løn mottakernes rættstilling við virksomheras og parante stendur vernuting vgldsanering á endugareru rekonstruktiónsregluni sum fólk av kovi nítjan og fyrsta viðger nummar seks nei orsaka punkt seks er fyrsta viðgerð áv løgsvá humar áttaogtjúgu uppskot til løgtingslóg in broyting í ymsu løgtslógin og tílíkum í samband við dagføringar konkurslógini fyri føroyar gjaldsteðgar og neyðskuldar semja verða broytt til endurskipan reglur um trotaðúbann verða settar inn í grannskoðararlógini hasi bæði málini sum eg havi lesja upp í samband við konkurslógina við verða viðgjørd undir einum og síðani er tað til síðst fyrsta viðgerð av løgsmáln nummar níggjuogtjúgu uppskot til løgtslóg um broytin við ymsum løgtingslógin í samband við umskipanina føroya kæristovnum avtøka av kærunevndini hjá arbeiðsloysskipanini og barsisskipanini høvuðsbarnaverndarnevndini og tvinksilsnevnd framløga er eisini á skránni so er hesin fundur lokin